tingfundurin er settur og vit fara til dagsskránna í dag fjórða mai og vit hava eina langa dagsskrá í dag fyrst fýra triðju viðgerð og síðani einar fjúrtan aðru viðgerðir kanska tað er gott at minna okkum á tað at vit hava eina langa skrá í dag øll á tað kanska vera eitt sindur effektiv vit byrja við triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og fimm tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um tænastumenn landsins hvør biður um orðið er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum sum við aðru viðgerð varð samtykt við ellivu atkvøðum fyri tíggju ímóti og ongari blankari vit atkvøða nú ja vit eru liðug at atkvøða málið samtykt við trettan atkvøðum fyri ellivu ímóti og ongari blankari og er sostattsamtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani er tað næsta mál tað er triðja vigger av løgsmáll um hundrað og seks tað er gott vist tað varð friður í tingsalinum meðan vit atkvøðaðu so og eg fari t biðja fólk um at fylgja við triðja viðgerð av løgsmálum hundrað og seks uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um tænastumanna eftirlønir nakar sum biður um orðið tað er tað ikki fara so at atkvøða vit atkvøða nú ja hetta málið var samtykt við tíggju atkvøðum fyri níggju ímóti einari blankari við aðru viðgerðni ja eg haldi ein er eftir at atkvøða ja vit eru so liðug at atkvøða málið er samtykt við trettan atkvøðu fyri tíggju ímóti ongari blankari og er endaliga samtykt og avgreitt síðani er tað løgtingsmál nummar sjeyogfýrs triðja viðgerð tað er uppskot til løgslógmum at umvæl útbyggja umvæla at umbyggja gomlu læknhús til fyritrykarbygda o annað hjá klaksvíkari sjúkrahúsi nakar sum biður um orðið tað er eingin sum biður um orðið orðaskifti er enda vit atkvøða nú og hetta málið var samtykt við átjan atkvøðum fyri tveimum ímóti og ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða nú ja eg haldi inr eftir at atkvøða ja so vóru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við tveyogtjúgu atkvøðin fyri einari ímóti og ongari blankari fer og er so endaliga samtykt og avgrát síðani er tað triðja viðgerð av av løgtsmálnum hundrað og níggjuogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broytin í løgslóg um grannskoðan av landsroknskapinum við meira nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so atkvøða vit í hesum málinum sum varð ein mált samtykt við aðru viðgerð við einogtretivu atkvoðum fyri vit atkvøða nú ja tó er tað merkniliga altíð ein sum er eftir at atkvøða men tað er ikki altan sami men nú verða vit so liðug at atkvøða tað er málið er málið er samtykt við trýogtjúgu atkomufyri ongar ímóti ongari blankari og er endaliga avgreitt ja so vóru vit liðug við triðju viðgerðirnar og fara nú til æraøkið og tann fyrsta onnur viðgerðin er av løgtingsmál nummar fýraogfýrs tær uppskotið í løkslánum broytta í løksslógum fólkaskúlan ásetir um kt-skipanir kt-útgerð nestsamband og dátutrygd sum tú sendir hvør biður um orðið tað er beinta løgu jacobsen sum fær orðið
ger sovæl ja takk fyri harra formaður hetta er álit í løgtingsmál nummar fýraogfýrs løgtingsmál uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um fólkaskúla áseting um ktskipanir ktútgerð netsamband um dátutrygd lanstýrismaðurin í uttanríkismálum og mentamálum jenis a rana hevur lagt málið fram sjeynda mars tjúgu tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð seytjanda mars tjúgu tveyogtjúgu er tað beint mentanarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi sætta apríl tjúgu tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við kommunufelagið lærarufelagið landsstýrismannin í uttanríkisog mentamálum jenis av rana ein samdnevnd hevur hesar viðmerkingar talgildingin av samfelagnum her ímillum eisini av skúlaverkinum krevur at kttrygdin er í lagi krøvini í hesum sambandi broytast og herðast alsamt og skipanirnar eru tí kostnaðarmiklar tað hevur ikki verið nóg greitt í fólkaskúlalógini hvør i oiður útreiðslurnar viðvíkjandi ktskipanum ktútgerð netsambandi og datutrygd í hesum uppskotinum verður tí nágreinað at útreiðslurnar liggja hjá kommununum í hoyringarskrivinum frá kommunufelagnum til upprunauppskotið varð víst á at tað ið endamálsorðingini stóð at allar kommunuar skuldu virka fyri at fólkaskúlarnir verða partur av ktheildarætlanini og kunnu fullnýta teir møguleikarnar bæði við atlitið at skúlanetinum og lestrarfyriskipanini sum verður sett í verk fyri samlaða skúlaverki hesum kundu kommunufelagið ikki taka undir við víst varð eisini á undir hoyringunum á hetta í nevndini til hetta skal nevndin viðmerkja at landsstýrismaðurin hevur tikið tað til eftirtektar og strika tað í uppskotinum áðrenn tað var lagt fyri tingið og við hesum
uppt at viðmerkinguum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyriha formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið so orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum málinum og sum joðari nevndist so er tað ein samd nevnd sum tekur undir við málinum vit atkvøða nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er ein mælt samtykt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani er tað onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar trýoghálvfems er uppskot til løgslóg um at taka festið heygskarð úr festuskipanini hvør biður um orðið tað er bjarni hammer fær orðið
takk fyri harra formaður sum sagt er etað uppskot til løgtingslóg um at taka festi hægskar úr festuskipanini landsstýrismaðurin í umhvørvismálum vinnumálum magnus rasmussen her lagt málið fram fyri tingið í sjeynda mars í tveyogtjúgu og aftaná fyrstu viðgerð níggjunda mars er tað beint í vinnunevndina nevndin hevur viðgjørt málið tann níggjuogtjúgunda mars og einogtjúgunda apríl og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri bóndafelagføroya búnaðarstovuna og landstýrismannin í umhvørvisvinnumáli magnus rasmussen ætlanin við uppskotinum tað er at taka hækskar úr festiskipanini við løgtingslóg men vanliga vanliga er tað ikki neyðugt tí heygskarður ella onnur festur kunnu takast ellagarðar kunna takast bustur úr ferðstuskipanini við boðum frá landsstýrismanninum orsøkin til at tað í hesum førum er mett rættari at taka festi í skipanini við løgtingslóg er at tað er rímiliga nógvur peningur sum er tengdur at festinum nevndinir fingið at vita at tað eru sjey milliónir í verandi løtu tengdir at festinum á kontíðini umframt tað er eina árligar inntøkur á umleið trý hundrað og hálvtrýss túsund frá grótbrotinum í hundsarabotni og so eru tað aðrar inntøkur við ymiskum inntrivum og lendi í hægskari sum geva inntøkur men tað eru ymiskar smáar inntøkur við hesi lógini her fellur hesin peningur til búnaðarstovuna og skal hann brúkast ella kann brúkast millum annað til ábøtur á bygningar og lendi í kollafjørði og umframt møguliga nýgerð tann fyrsta januar tvey túsund og níggju tá varð táð vórðu búnaðarstovan í royndarstøðin lagdar saman til einstovn hon lá upp í hoyvík árunn og bleiv flutt til kollafjørðar og tí er so nú øll landbúnaðarum fyrisitinginum í kollafjørði fór uttan búnaðargrunnin men nevndin harra formaður vil nýta høvið at heita á landsstýrismanninum um at endurskoða festuskipan í síni heild tí hendan viðgerðin hevur víst at tað er ymiskt og kanska órættvíst hvussu partarnir virka í landsbrunnini verða viðfarnir raksturin hjá landsbúnaðarfyrisetingini í kollafjørði verður fíggjaður av búnaðargrunnunum búnaðargrunnurin fær sínar inntøkur við at veita lán til festarar rentuútreiðslurnar sum lántakarar frá búnaðargrunninim gjalda fyri at lána til teirra íløgur fíggjarsuraksturin av almennu búnaðarstovuni vanliga verða almennir bygningar fíggjaðir á fíggjarlógini men ikki í hesum førinum um tað eisini hevði verið galdandi í hesum førinum hevði ræntusatsurin hjá lántøku úr grunninum møguliga verið í einum legri støði nevndin metir hetta uppskotið verða eitt upplagt og neyðugt høvi at vísa á tað órættvísi sum er í skipanini tí hetta her fyriliggjandi uppskotið gevur portinum í landbúnaðini fullkomiliga ymiskar viðførir

eitt nú er tað so at tá lendið verður tikið til vegir ognartikið til vegir bústaðarbygging og annað fáa festarar beinleiðis einki burturúr tá teirra grundalág fyri at virka minkar ella verður tikið undan teimum um ein til dømis ein kommuna keypir eitt ávíst øki frá búnaðarstovuni sum til feldivus í ein festi so verður tað gjørt yvir høvdið á bondunum

keypspenuringurin fer so inn á festikontíðina og einasta máti hjá bondunum at fáa nakað av hesum er um bondin sjálvur leggur eina krónu á borðið so fer so ber til at fáa eina krónu av festikontuni altso tað er eitt til eitt reglum samanumtikið skal festarin sum er frátikin partar av sínum grundarlagi hann skal økja um sína skuld fyri at fáa part av hesum peningunum frá søluni av festulendinum tað vil seg sjálvandi minka um gjaldførið tí lendið er eisini minkað spurningurin spurningurin ella ósemjan viðvíkjandi ognartøku er ongantíð komin upp á pláss tað verður ikki givið endurgjald fyri ognartøku á lendum ella grundarlagnum undir rakstrinum av festinum og tað er ein trupulleiki sum nevndin heldur eigur at blíva loystur búnaðarstovan kann í veruleikanum selja alt festið undan festarnum

jørðin er trygdin undir at gjalda skuld og so hvørt sum festini minka minkar grundarlagið undan burðardyggum rakstri og tað kann nevnast harafturat so hefta bøndurnir enn persónligaupp á skuldini í hesum førinum etta her uppskoti í hesum førinum er órætt vís i eyðsæð tí búnaðarstovan fer allan peningin allan peningin umframt framtíðarinntøkurnar beinleiðis inn á sína kontu til at brúka upp á bygningar ella faktiskt verður tað eftir egnum ynski nevndin heitir eisini á landsstýrismannin um at fyrireika eina tilbúgvingarætlan sum hevur til endamáls at fáa føroyingar at framleiða meira matvørur úr sínu nærumhvørvi vanligar føroyingar til dømis at velta síni egnu epli og so framvegis tað hevur var eitt ein afturvennandi spurningur eisini ið legs spurningur kjakevni í nevndini og tað er ótryggastøðan í heiminum eigur at fáa okkum at hugsað meira um hvussu kunna framleiða meira føði tykkum sjálvi í føroyum og tað er ein samd nevnd sum tekur undir við málinum og melir løgtinginum til at samtykkja uppskotið við he
síni heri við hesum heri viðmerkium takk fyri har formaður
amaður vísti á at tað er at vit gerast meið tilvitað um at framleiða føroyskan mat tað haldi eg er eitt øgiliga gott signal at senda frá løgtinginum eg hevði ynskt at vit fylgdu upp upp á tað signalið og fingu orðað eini eini ein greiðari matvørupolitikk fyri okkara land har sum hann greitt setir sær nøkur ítøkislig mál um hvussu stóra framleiðslu vit skulu hava av tí og tí eitt um grønmeti í føroyum so høldu vit hvussu gjørt ein gjørt okkum munandi betri búgvin til at taka ímóti sínum avbjóðingum sum til dømis eitt
til krígin verður
ella tann á itakk fyri harra formaður ja eg samdur við pottareynatúgvu tað bleiv nevnt inn í ein tilbúgvingarætlan tað virkar sum nú nú er í tilfeldivís tann keðiliga støðan at tað er á kríggi europa og om matvørurnar eru farnar ella j farna tal himmals men tað er hækkaðir øgiliga nógv og tað virkar sum tey fara at blíva við við at hækka og so kemur mann nú ella ongantíð betur kanska at hendan her støðan ger at mann kemur kanska sum eftirbátur og roynir nú at gera eina ætlan um ikki annað so roynir mann at eggja og leggja upp til at mann framleiðir meira matvøru í føroyum soleiðis atmann kann minka eitt sindur um tann innflutningin sum kemur frá tí tí stóra vinnu tey stóru vinnuni utesynum uttanlanda tí tað er eingin ivi um at okur hava møguleikarnir til at vinna sær altso vinna nógva føði sjálvi her í landinum giki kul ynskja tað og vilja tað sjálvandi er tað lættari at loypa oman tað nærmasta handilin og keypa tað men tað vísir seg at tað blívu dýrari dýrari so htð e eitt upplagt høvi og og vónandi setur landsstýrismaðrin o onkran arbeiða við at
ger eina ætlan tá ið støðan kundi
tað veur nógv verri enn hon er beint nú takk fyri harra formaðurjaso er ta jørgun niclasen sum fær n viðmerking gersvætað er júst hetta við festikontu o her er tað tað almenna sum skal hava tann almenna stovn táð er einki óført á øll siga bara ja at koyra pengarnar avstað men tá tað kemur til ein festara so fer búnaðarstovana inn og tekur burturav festinum men tað erímóti endurgjaldi tað fer so inn á eina festikontu men nú er altso framleiðsluvirðið hjá festaranum minkað og mangan hevur mann hoyrt festarar gremja seg um jamen kunnu vit so ikki fáa faturhist um pengunum fyri at fáa vágsiðvirðið aftur vit tosa um matvørutrygd at fáa landbúnaðar vorur liveraðar men vit gera tað soleiðis at vit minka um framleiðsluvirðið hjá festaranum og vit loyva teimum ikki at fáa tann peningin serliga lætt altso hann skal skuldar binda seg bara fyl at koma upp á tað saman eg er áheitanin frá vinnunevndini til landsstýrismannin at gera tað einfaldari hjá festarum
at fáa atgongd til festikontuina
so teir fáa bygt upp og levera okkum meira føroyska arubjarnihammertað er eingin ivi um at nevndum nevndim vildi siga við nokk so stórum tryggleiki púra samd í at tað er ikki rættvíst at mann kann fara inn og ognartaka ein stóran part av grundarlagnum undir festunum uttan at tað eru gjørden avtalu áðrenn tað blev snakkað um nógv á ymiskar mátar sum jørgun niclasen vísir á tað kundi kanska verið brúkt at parturavpeningrin bleiv bleiv brúktur til at økja um virðið á festunum tí tað virðið av festunum minkar tá ið jørðin minkar burturav um mann ikki annað kundi gjørt tað segði men at mann so fekk ein partr av teimum pengunum sum varða sum verða tiknir undan til at gjalda skuldi niður altso nógvir hava skuldupani átta tíggju milliónir sum betala fyri raksturinum á búnaðarstovuni men tær fáa vit ikki nakað burturúr tí tað er øgiliga órættivís skipan sum er nú ta nevndin er púra samd um tað og otað vóna okur veruligat landsstýrismaðurin fer at taka fer at taka taka fatur í tí at so sjálvt sum taðer tað almenna sum ver nevnt í hesum førinum búnaðarstovan har er eingin trupulleiki ha
kann tær fáa pengarnar barnavegin og brúka tær faktiskt allar sínar ær í alla tíð takk fyri tær og fáa mær tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið skiftið í renda vit fara at atkvøða í málum hóast vit kóga nú í gjørfall fyri ongari móti ongari blankar og fer soleiðis samtykt til triðjuogtjúgu so haldaðu vit fram skránni og koma nú til aðru viðgerð á løgsmálum á hundrað og einogtretivu tað er uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsundu
tað verður fyrst erhard joensen ærorðið gersæ takk fyri hara formaður er løgtingsmál nummar hundrað og einogtretivu uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri trýogtjúgu tað er lansstýrismaðurin uni rasmussen sum hevur lagtað fram einogtretinda mars og undir viðgerðni hevur nevndina á fund við landstýrismanninm í fiskivinnumálum ádna skoli lansstýrismann í umhvørvisvinnumálinum magnus rasmussen landsstýrismanin í uttanrikismálm jenus á rana landsstýrismann í heilsumánlin kali oholm johannessen saman við sjúkrahúsverkinum og landsstýrismannm í almanna mála ráðnum sólvit nolsøe og landstýrismannum í fíggjarmállum una rasmussen og her er at meirilutin á minniluti og meirilutin undirritaði og jákup mikkelsen billjustinussen og kristin mikkelsen hevur hesar viðmerkingar

við játtanarkørmunum ásetir løgtingið yvirskipaða fíggjapolitiska karmin fyri komandi ári fíggjarlógaruppskotið fyri trýogtjúgu sum fer at verða lagt fram í heyst eigur at halda seg innan hesari játtanarkarmur meirilutin leggur í hesum sambandi dent á at tað sambært paragraff seksogtjúgu í játtanarlógini áleggur landsstýrismannin í fíggjarmálnum at síggja til at hvør einstakur landstýrismaður heldur ásetingarnar í játtanarlógini og reglum gjørdar sambært hesi lógu landskassin hevði hall í tjúgutjúgu hevði avlop í tjúgu einogtjúgu og hevur væntandi aftur hall í tjúgu tveyogtjúgu landsstýrið ætlar at betra úrslitið hjá landskassanum stigvíst næstu árini við tiltøkum fyri á umleið tretivu milliónir krónur um árið soleiðis at hallið minkar í trýogtjúgu og fýraogtjúgu og vendist til avlop í fimmogtjúgu og árini fram skulu nýggjar rakstrarraðfestingar koma afturat næstu árini verður neyðugt at økja átakini til at betra orsúrslitið samsvarandi í játtanarkørmunum verður fram til tjúgu sjeyogtjúgu roknað við einum miðal rakstrarútreiðsluvøkstri upp á tvey komma trý prosent um árið sæð í mun til fíggjarlógina fyri tjúgu tveyogtjúgu men tá er ikki íroknað tey ætlaðu átøkini hjá landsstýrinum um á hvørjum ári at betra úrslitið við tjúgu milliónum krónum tretivu miliónir krónum inntøkurnar verða mettar at vaksa við í miðal eitt komma seks prosent um árið í sama tíðarskeiði árligu løguútreiðslurnar verða mettar í millum fimm hundrað og fimmogtjúgu og fimm hundrað og hálvtrýss milliónir krónur um árið fram til tjúgu sjeyogtjúgu karmarnir fyri tjúgu trýogtjúgu geva eitt hall á tveyoghálvfems komma fimm milliónir krónur eftir at átøk fyri tretivu milliónir eru gjørd meirilutin heldur at fíggjarligu útlitini eru ótrygg og ivasom fyri landskassan vinnuna og ikki minst húsarhaldini meðan búskaparligu avleiðingarnar av koronaforsetini enn merkti heimin braist eisini kríggj á í europa og varð hetta steinur oman á byrði fyri heimsbúskapinm klár tekin eru um at íkomna støðan við koronu og krígnum í ukraina fer at hava neiligar búskaparligar avleiðingar fyri heimin príshekkingar á øllum vørum eru vorðnar gerandiskostir alt frá byggitilfari til brennievni og matvørur harumframt sær tað út til at tíðarskeiðið við lágum rentum er við at vera fortíð flestu fíggjargreinarar meta at rentustøðið fer at hækka nakað komandi tíðina tó óvist hvussu nógv sostatt er grundarlag fyri at vænta eitt tíðarskeið við hekkandi prísstøði og hekkandi rentum samstundis sum er ein sera óhepnin blanding fyri heimsbúskapin hvussu hetta fer at ávirka føroyska búskapin er óvist tað beldst millum annað um hvussu eftirspurningur og prísur eftir fiska og læksaútráttum fara at hátta seg næstu árini meirilutin metir tí at tað er grundarlag fyri at meta varisliga um inntøkur landskassans meðan útreiðslurnar kunnu koma undir trýst serliga av komandi lønarkrøvum nú tá ið reallønum hjá húsarhaldinum helst minkar í øllum førum fyribils við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið

tað vil siga bæði útreiðslur og inntøkur vissu okur taka støðuna sum er beint nú sjálvt um okur hava havt eina koronaforsótt sum ikki er heilt av has enn kring heimin okur hava eitt kríggj í ukraina so síggja okur at eftirspurningurin eftir millum annað fiskavørðum og laksútrótpin hevur fyri føroyingar ongantíð verið størri enn hann er beint nú miðalprísurin á einum kilo á laksi á heimsmarknaðinum beint nú liggur rundanum og eitt sindur omanfyri hundrað krónur kilo tað sama síggja okur fyri millum annað flak sumum høvuðsheitini verður útflutt til onglands har sígja okur at prísirnir eru heilt óvanligur høgir so fyri fyri taðn hvíta fiskin og fyri laksin sær tað rættiliga positivt út fyri fyri vinnuna

hvussu prísurin verður fyri makrel og sild tað verður eitt sindur trupult at meta um nú tá ið ið tann størsti marknaðurin hjá okkum sær út til at verða útilukkaður men altíð alt so haldi eg at mann kann siga at fyri vinnuna fyri inntøkuna hjá vinnuni og har við møguleikum fyri framhaldandi íløgum so eru útlitini soleiðis sum prísirnir eru beint nú heilt góð men mann veit ongantíð við tá ið tað er geopolitiskar avbjóðingar

í hvussu so er avgerandi fyri hvussu eftirspurningurin verður hjá eftir vøðrum tænastum í landinum tað er alønum og reallønin hjá fólki í dag er undir trýsti okur hava eina inflatión sum okur ikki hava havt í nógv ár okur síggja váldsamar príssekkingar á øllum vørum teysum skulu byggja sær hús har eru prísurin á tilfari hækkaður fleiri hundrað túsund matvørurnar eru hækkaðar rættiliga nógv og brennievni er hækkað ekstremt nógv tær lønarhækkingar sum

teir síggja ikki út til at fara at kompensera fyri tí prís hækking sum er í løtuni so okur skulu rokna við ella løntakarar koma uppliva eina minking í reallønini við tí prístikningunum sum eru beint nú og tað kann hava ávirkan á tann innanlends eftirspurningin eftir vørunatænastum tá mann tekur samanum útlitini hjá vinnuni og hjá húsarhaldinum

og tí er mann so varin við at meta um inntøkurnar eg haldi sjálvur at tað eri mettar rættiliga konservativt
nú takk fyri harra form
ja takk fyri harra formaður er johansen vísti á at tað sær positivt út fyri vinnuna í føroyum men mín spurningur er hvussu sær tað hvussu metir formaður fíggimennin hvussu er um tað sær positivt út fyri vinnuna hvussu sær tað út fyri landskassan hjá føroyum og hvussu sær tað út fyri tað manliga føroyingum nú og
og ha kanska
eitt sindu frameftur takk fyri harra formaður aafyri hara formaður fyri tann vanliga føroyingin trúgvi eg fyri tann vanliga lønmóttakarin trúgvi eg tað verður koma okur at síggja eina eina minking í realvønini við teimum prístikningu sum eru nú fyri alivinnuna og hennara evnir til at framhaldandi gera íløgur so h at ongantíð sæð betur út enn akkrað nú so generelt sæð fyri fyri okum sum útflyta fiskavørur matvørur so sær tað gott út tað vil siga so skuldi mann ssostatt vili mann fáa rættiliga kanska meira inn frá vinnuni enn mann hevði roknað við tá ið príshekkingar koma so kemur tað at merkja at forbrúkið er tað sama at landskassin fer meira inn í meirvirðisgjaldið men hægst sannlíkt vessi realurnir minkar so minkar forbrúki ð eisini so tað er tað er trupult at meta um hvørja avleiðing tað hevur fyri landskassan tað kann gott vera null
tað kann gott vera eitt minus tað kann
mot vera eitt pluss eygun samuelsen takk fyri harra formaður ja meirilutin sigur at karmarnir fyri tvey túsund og trýogtjúgu teir geva eitt hall upp á góða tveyoghálvfems milliónir eftir at átøk fyri tretivu milliónir erðu gjørdar og tað vita vit sjálvandi einki um m um tað verða nøkur átøk gjørd yvirhøvur tí at tað sær mann ikki fyrnin við fíggjarlógini so eg havi hug at spyrja formannin í fíggjarnevndini um mann heldur at tað er eitt vælaverk sum hann avliverar tá ið landskassin hevur hall og hall og blívur viðavahall eisini í tvey túsund og trýogtjúgu nettupp teimam sum meirilutin sigur at útlitini eru so ótrygg er tað so eitt gott arbeiði í bestu tíðum avlivera

takk fyri harra formaður øokur hava okur hava mett ella landsstýrismaðurin hevur mett varisliga um inntøkurnar eg haldi at tá má c tá mann hyggur eftir einum halli so skal mann hyggja eftir hvat kemur tað frá vissi mann samstundis sum mann hevur mettin øgiliga varisliga um inntøkurnar hevur eina rættiliga høga løguútreiðslu so er tað ikki so farligt mann kann siga mann kundi jú havt lekkað løguútreiðslurnar við hundrað milliónum jamen so var tað null mann kundi vt valt ikki at verið so pensimistiskur inntøkurnar so var tað eitt pluss men tá ið mann samstundis hevur rættiliga høga løgur okur útbyggja samfelagið við rúkandi ferð og mann bevístur um at vera pensomistiskur um inntøkurnar
er eitt hall á tveyoghálvfems komma fimm milliónir krónur
ikki nakað at vera bangin fyrijóhannes joensen takk fyri at formaður ja nú vísir erhald joensen á at reallønum lækkar og tað síggja vit og nú hava grannalondini gjørt ymisk áttøk fyri at hjálpa lálurnarabólkum tey sum fyrst vóru rakt av teimum hæggingum á prísir og tað sæð olju og bensin og dagligtags vørur er tað nakað sum samgongan ætlar at arbeiða við ella nakað hevur mann snapt hosum at gera nakrar nakrar bæta

takk fyri herra joensen takk fyri harra formaður tað stutta svarið til johannes joensen er tað at mær vitandi so er ikki nakað arbeiði í gongd við nøkrum átøkum til at hjálpa upp á tær ið avlýna minkingina sum á sær í dag
tað er tað stutta svarið takk fyri ja takk fyri næstráðari er pállat reyna tygvum
ger so væl ja takk fyri formaðurin eg skal lesa viðmerkingarnar til hetta álitið frá mær sjálvum øh tað krevstar serligt sálarligt huglag at hava álit á hesari samgonguni uttan iva álíkt teimum avbjóðingum sum avvarandi hjá fólkum við afturvendandi rústrupulleikunm hava hendan væl viljaða vónin at um at nú fer at verða betri ella í hvussu r ikki verri júst soleiðis kennist tað at hava við hesa samgonguni at gera ikki tí at vit treytaleyst eru so góð í samgonguna men tí vit eru so góð ví landi sum hendan samgongan hevur gísla tikið við hjálp frá útlendskum valdi danska statinum og útlendsk stjórnaðum og ligarkum í føroyskum hami í hesi eiturskendu m ena góðum monnum vælsignaðu greytasúpan situr føroyski borgarin og spinnir gullklæði upp á tey sum minst hava tað uppiborið spurningurin um at stjórna landinum kemur í aðru triðju ella kanska í fjórði fyrsta av øllum snýra hesin sokallaði politikkurin seg um at tryggja rættindini hjá teimum sum vunnu samgonguni seinasta vælsigurin vinum kenningum og sponsorum í stóru myndini kennist tað tí bæði meiningslest at tosa um og enn meiri høpisleyst at brúka úskaparpolitisk amboð sum eitt nú játtanarkarmar í dagsins politikki tí tað eru jú ikki landsins áhugamál sum viða á vágskálini óunniliga bræðingin av einum himnaleikandi og patenterandi miðflokki einum fávitskotum og undirleggjandi sambandsflokki saman við tí kyniska kalkulerandi fólkaflokkinum má teljast millum vandamestu samanrenningar sum stjórna hava hjartabarnið okkara føroyar at rúsurin teir bryggja er skaðiligur fyri fólki h býr gongusjón fyri søgn seinast hesir flokkarnir løgdu ostur saman varð hallið ovur om stórt knappar eina komma eina milliard krónur áðrenni tvey túsund og tólv til tvey túsund og fimtan hesa ferð er upphæfdur verri statt tí hóast samfelagið stendur í fagrasta blóma og flestu vindar tamba búskaparligu seglini so tykist nýggja trúdovulsið hjá hesum trimum flokkunum at minna mest um stjórnarlagið í albania áðrenn at múrurin fall úrslitið er eitt rægandi rakstrarhall higartil hetta stjórnarskeið up umleið hálvar milliard krónur samstundis so loypur tann hugsjónarliga kioskin lætt upp um tey á niðastu rókunum fyri at tæna teimum í tí kleantelistiska feitulendinum vísandi til uppskotið um játtanarkarmar hjá hesari samgonguni í besta føri er ein grantrleikur sum ikki byggir á ábyrgdarfulla sannføring ei heldur hevur dysm av trúvirði men einans er enn ein sjónleikur sum skal fáa samgonguna at tykjast sum ein samgonga við ábyrgdina av okkara landi so verður staðiliga mælt frá ykiuppskotið um játtanarkarmar fyri tvey túsund og trýogtjúgu uggin og vónin er at óátiligi leikurin ein bráðan endafar so aftur ber segs vón fyri føroyar og fólkið herbýr at geva hesum sjálvsatandi liðið valdið aftur tað er at samanbera við at geva pyromaninum lágandi sváupønum í hondina standandi í nýbygdu húsinum sum mann fyri hálvum árum síðani brendi í grundi hóast tú undirritaði hevur ómetaligt álit á tað styrkið sum býr í føroyska fólkinum so skal meira enn sprongdargongdat til at fáa gróður í vøll aftur eftir eitt so hugg hugsjónarligt svarðloysi valdað hevur við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin ikki undir málinum og mælir løgtinginum
frá at samtykki uppskot takk fyri forman
aloga eina viðmerking ja takk fyri har formaður líkasum grátligi fíggjarbultikkin hjá samgonguni er líkasum skemtligt haldi eg at minniluta ella álið hjá pálla reynatógvi var men eg hugsi at spyrja pálla reynatógvi at her við nú hoyrdi eg at formaðurin í fíggjarnevni sigur at tey fara einki at gera fyri at bøta um hendan her reallønar missing hjá fólki tað vil siga tað at at prísirnir hækka meðan lønir ikki klára at fylgja við í tala tey hevði einki at gera við men so nú við hugsi eg at spyrja pállareyna tykur hvar heldur hann at rokningin verður send
fyri hendan heri
óskynsamasum er ítak fyri formaðurin takk til beintu løgu fyri spurningin einki at gera er eisini at gera okkurt vissi mann staðfestir at ein partur av fólkinum missir og tú einki ger fyri at broyta upp á ta støðuna so ger tú eisini okkurt so góðtekur tú í hvussur í minsta lagi at hesi fólkini skuldu hava ein eitt reallenarfall og tað er eingin ivas í ati um bara hátturin at býta virðini í føroyska samfelagnum var eitt vet betur so kunnu vit í hvussu svær mótarbeitt at tey á teimum niðastu rókunum høvdu tað reallørnarfallið sum tey
sum tey hava í hesum døgum men tað er sum formaðurin í fíggjarnevndini segði tað er ikki á agendaini hjá hesari samgonguni tí her
sæta man bara teimum sum hava tað heilt væl takk fyribjamja takkfyra hara formaður eg haldi tað var ein øgiliga góð røða eg haldi g slert ikki at ta va so skemsamt hatta er púra púra alvorligt hvussu mann kann seta orð á tá van vitið sum fyrigangur allar tær bøkurnar sum mann snakkar um hvussu mann skal uppføra seg innbskaparliga tað eru fullkomiliga vendari høvdið soleiðis sum hendan her samgongan førir fíggjarpolitikk uppá tað sum hendan her røðan vísti faktiskt sletts ikki so álvarplást sum tað kundi verið tað er tað vísir bara hvussu fullkomiliga líkaglað hesum røða frá borgunin í dag eru fyri við fólk sins virðum og fyri fólksins skattakrónum
fullkomiliga líkaglað
hvat tað verurbrúkt tiltakk fyrra formaðurtakk fyri formaður takk til bjarna hammer fyri eina góða viðmerking ja eg haldi nettugt tað at tá ið tú missir virðingina fyri ognunum hjá øðrum ella virðunum hjá øðrum enn tað kann brúka tey virðini tá er tá er okkurt spennandi gali og ein borgarlig stjórn sum sum bjóðaðir seg fram at stjórnarlandið sum eg sigi seinasta hendan stjórnuni sat saman tá kastaði tað føroyska samfelagan eina komma eina milliard krónur í øktum rakstrarútreiðslum og tað fara teir uttan iva at klára at yvir hála hesir við sær at halda fram í til til hetta her valskeiðið er at enda tað er nógv vandamiklari enn mann heldur vit kunnu kanska vit kunnu kanska skemtiliga siga at at at teir hava ikki skil fyri pengum og og og at teir klára ikki at stýra men vandin er bara tað at teir sleppa ikki avstað teir sleppa at snúkka
kaleys rastað burtur úr støðuni
rokningin hon kemur til tey sum koma aftaná takk fyrijákop mikkelsen harra formaður tjóðeldsflokkurin hevur ongantíð vitað hvønn veruleika vit liva í tjóðveldsflokkurin hevur altíð havt loysnir og góðar loysnir og sum hava ljóðað øgiliga væl tá eir sitað í andstøðu men tá ið teir so koma til valdið og fáa ábyrgd so er sjáldan nakað sum kemur at skafsta eg má siga akkurát smær at t er til at undirhalda var røðan hjá páll at reynatúgvu slett ikki so galið men tað hevi verir øgiliga gott vis pollarenatúgvu hevði kunnað prøvað brúkt eitt sindur av tí yvirskotsorkuni sum mann hevur tá i mann sitr í andstøðu at hugt eftir er ikki ongur gott í hesum samfelagnum hava vit ikki eitt fantastiskt samfelag eitt av høvuðsmálunum hjá tjóðveldi til síðsta valg var at vit skuldu fáa fólkatalið upp á fimmoghálvtrýss sund fólkatalið er vaksið við út ímóti túsund fólkum um árið meðan vit hava

takk fyri formaðurin eg síggi bara gott í tí føroyska samfelagnum eg síggi tíverri eisini at at fólkaflokkurin millum annað hevur sett seg á tað føroyska samfelagið og syrgi fyri at tað sum átti at verið eitt eitt sprettandi og blómandi samfelag ikki veruliga sleppur at at spretta um blómun tí at fólkaflokkurin hevur flutt fokusið frá øllum fólkinum til bara snúgva seg um nøkur fá fólk í hesum landinum eg haldi eisini at tann realisman sum jørgun mikkelsen eftirlýsir hon stendi tíverri alt alt ov væl ritað í stein at tá ið fólkaflokkurin situr valdið so er tað hall oman á hall oman á hall hjá landskassanum ein komma ein milliard undanfarnu samgongu hjá hjá hesum trimum flokkunum og vit koma væl og virðilia upp á tað sama jagum mikkelsen átti sum ein góður borgarligur politikari so átti han at
vita tað at eingin kann stjørnu bæðendan máta og kalla tað realismu takk fyri tær ja takk eg fari at gera tað viðmerking nú er komandi ráðara pallurin í løgtingina eyglefríur og sjálvandi kunnu tingbarn siga akkurát tað sum teir vilja men vit hava eina áseting í tingskipanini har tað stendur at heldur formaðurin av loksmaðar mál ber seg óhøguliga kann hann átala hetta og eg haldi tað vóru nøkur orð í hesi røðuni so uppá tær renna tykkum sum bera á tann bógvin eg hugsi um sárd at kalla ein flokk fyri fávitsguddan og gíslatikið við hjálp frá útlendskum valdi og eiturs kend greytasúpan og so við har eg haldi at tað tað ger einki um eg nevni tað sum eg haldi um at ferðast eftir útum mørkini og at tað er átaluvert
so fær næstu røðari orðið og tað er ruttvang ger so

takk fyri harra formaður eg fari at lesa upp viðmerkingarnar sum akselve johannessen og eg sjálv hava til hetta uppskotið komandi fíggjarár sum hesar játtanarkarmar sambært lógini skulu seta yvirskipaðar fíggjarkarmar fyri er tað seinasta í hesi tingsetuni sjálvandi treytað av at valið ikki verður útskrivað áðrenn valskeiðið hevur higartil verið merkt av ógvusligum rakstrarvøkstri ófíggjaðum raðfestingum og skattaláttum ófíggjaðum raðfestingum og skattalattum og harav fylgjandi vánaligum fíggjarlógarúrslitum hóast hákonjuktur í sambandi við fíggjarlógina fyri tvey túsund og nítjan vóru útrokningar hjá landsbankanum at broytingarnar á pensjónsøkinum skattaláttin til lærlingar og lækkaða tilfeingisgjaldið á norðhavssild tilsamans fór at kosta landskassanum hundrað og trýogfjøruti milliónir krónir fyrsta ári vaksandi fyri hvørt ár í tvey túsund og trýogtjúgu væntast hesi átøk sum samgongan samtykti í tvey túsund og nítjan at kosta hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónir krónur og eg skal minna á at hetta var ófíggjað broytingarnar í fiskivinnulóggávuni kostað í sær sjálvum landskassanum yvir tvey hundrað milliónir krónur árliga samstundis er afturvendandi raksturin hjá landskassanum økti meira enn eina milliard krónur higartil í valskeiðnum og íløgurnar eru methøgar tað er og verður áhaldandi ávara millum annað av búskaparráðnum um vandan við hesum ófíggjaðu átøkum í einum so heitum búskapi tað kemst ikki uttanum at vánaliga støða landskassans er ein beinleiðis avleiðing av førda fíggjarpolitikkinum ein skynsamur fíggjarpolitikkur er fortreytin fyri framtíðarvælferð ætlaðu sparingarnar innan almannaverkið eru ein áminning um hvussu harðt tað kann raka millum annað tey sum allarminst tola tað tá ið bara nakrar fáar milliónir skulu sparast sæð í ljósunum av at samgongan í vælskeiðnum við hundraðtals milliónum hevur líka um tey sum hava mest frammanundan er hetta ein óskiljandi raðfesting havandi huga at í mesta lagi eitt tingár er til komandi val kann neyvan væntast at samgongan broytir sína fíggjarpolitisku kós tað er tískil torført at taka ætlaðu karmarnir í álvara landsstýrið væntar avlopa fíggjarlógina aftur í tvey túsund og fimmogtjúgu treytað av at úrslitið árliga verður betrað við tretivu milliónum krónum vit vóna øll at góðu tíðirnar halda á men tíverri eru fleiri tekin um viðurskifti sum fara at ávirka landsins búskap skeiva vegin longu nú síggja vit ógvusligan prísvøkstur við støði fíggjarpolitikkinum higartil fer tað neyvan at eydna samgonguni at vísa á frægari úrslit um ella tá tíðirnar venda og versnatíðirnar munandi er tað heldur ikki skilagott nei turtíga fíggjarpolitikkurin hjá undanfarni samgongu var júst við slíkum avbjóðingum í huga sum ein politikara sum metir seg standa høgru so hevur tað undrað alt hetta her vælskeið at ein borgarlig samgonga skal fremja sovorðnan fíggjarpolitikk og ikki tí at eg haldi tað at skynsamur fíggjarpolitikkur er nakað sum høgravongurin hevur hevurpatent uppá men vinstravongurin hevur vanliga ein áhuga í at vaksa um almenna búskapin tí tað er meira til at umfordeila tað er meira til ja at stýra við har sum borgarligi flokkar vanliga halda at borgarin sjálvur skal hava sum mest av peningi at ráða tí gevur førdi politikkurin hesi her seinastu trý árini ideologiskt als als als ikki meining og eg má siga at nú er tað eg sjálv sum havi orðað tað mesta av hesum her í í álitinum hjá okkum og eingin í samgonguni eigur at verða ósamdur víð hesari niðurstøðui

og úrslitið vánaliga støðan í landskassanum hevur eina tí einasti orsøk og tað er vánaligir fíggjarpolitikkurin hjá hesari samgonguni tað kemst ikki uttanum

nú er eitt ár eftir sæð út frá einum politiskumli hevði tað besta verið fyri hetta landið at hendan samgongan legði frá sær tað er einki at snakka um tí við tí kós fíggjarpolitiskur kós sum hevur verið higartil og við einum ári einum væl ári fyri framman so fer tað bara at vera verrir tí sjálvt tær samgongurnar sum hava stýrt hampiligt fíggjarliga har er sum regul tað síðsta árið framondi valið tað sum er mest avbjóðandi tí politiskt blívur tað so nógv trýst á um at gera raðfestingar
var tað tað má eg virkliga takk fyri
ja takk fyri so er tað siri stenberg sum fær eina viðmerking gerso væl takk fyri harra formaður ja eg haldi faktiskt t at støðan er syndarlig og at okra søga visti ann hyggur nøkur ár aftur eisini prógva tað at høgraflokkarnir klára so ikki halda aftur í útreiðsluni so tað er tað er faktiskt ein myta at at atskynsamir fíggjarpolitikkur er høgrapolitikkur søgan hjá okum er akkurát mótsatt og í allarbestu tíðum nú blívur mann við at hava undirskot um mann leggur upp til at mann skal slettka at hava yvirskot fyrrenn eina ferð og samstundis vita okur tað at tað hend á ting úti í heimi í løtuni sum gera tað at kostnaðarstírðið hjá fólki fer upp og og nógv ting verða dýrari so at eg síggi bara fyri mær tað at vissi ikki tað hendir okkurt heilt alvorli
nú so standa okkum fyri fyri ja mann torir ikki at siga eina kreppu men hvørfalla er nótafallið tí henda hæddi her kann ikki halda fram sum er nú at pengarnir bara fossa út og mann velur eisini ikki at fara eftir inndøgum altso tey tingini hanga eisini saman
so eg haldi tað tað er tað er sinurharligt visi an kann siga tær einum orðyruttvangja nú pleiv tala at álitinum í orðingini í álitinum hjá pallareynatúgvu herfyri og og og tað tað skal eg slett ikki mótmæla men eg skilji væl at mann velur at skifta yvir til tann retorikkin tí tær sakliga atfinningarnar sum ella tær tann kritikkurin sum andstøðan hevur givið hesari samgonguni á fíggjarpolitiska økinum tað sigmar als ikki inn og eg má siga sæð í ljósinum eisini av tí sum fyrigongur í løtuni at mann kann lesa álitið í hasum løgtingsmálinum fimmogfjøruti sum er lagt fram altso mann mann hevur yvirhøvur ikki sæð avleiðingarnar av tí mann ger eg vil næstan siga at mann mann mann lækkar milla mann hækkar ábyrgdarloysa enn eitt støði tað er akkurátsum mann hevur lukkað oyrini fullstendiga eg helt sjálv í farna valskeiðið at tað var gott at hava andstøðuna alla tíðina at koyra á um at hava skil á á útreiðslunum tí at tað ávirkaði okkum
tað sýnist ikki
tá var tann mørknaðin hjá hesari samgongd tá er fyri ja so er tað ikki um samvitsangisfel ja mann kann vera so sára samdur við eru svang í tí at tað er frægast at hendan her ábyrgdarleysa samgonga leggur frá sær sum skjótast tá mann tosar um fíggjarpolitikk tí at at stýra duga tær ikki tí bestu tíðum kann mann so ikki klára mann ikki at hava nakað yvirskot og nú siga tær at vánirnar búskaparvánirnar eru ivasamar og so víðari og allíkavæl so koma tær út í eina halli á hálvfems yvir hálvfems milliónir og tá írokna tær at mann hevur gjørt sparingar fyri tretivu milliónir eg havi ikki sæð at henda samgongan til dømis síðstu ferðir tá fíggjarlógin kom fram kom við einum tí einasta spariuppskot vænta rutt vang at mann fer at gera sparingar í einum
væl ár í føroyum
minst tretivu milliónir ella verður hællið uppaftur størrintakk fyri nei eg eg eri bangin fyri at tað kunnu vit ikki vænta altso vit hyggja vistu vit hyggja eftir mynstrunum hjá hesari samgonguni so fær tað ikki at henda frameftir og eg haldi hetta er so eg eri virkliga skelkað í í mínum innasta hjartað av fíggjarpolitikkinum hjá hesari sokallaðar borgarlig samgonguni eg haldi at vissi hetta var ein borgari so her hann verðir ómyndigjørdur vissu samgongan var ein borgari so evr han verið ómyndisgjørdur við tí konstatering at hesin borgarin er ikki í standla at taka sær av fíggjarliga av sær sjálvum og hetta er samgongan sum hevur ábyrgdin av øllum okkara samfelag ikki
bara í dag men eisini áðrenn tú frameftir kemur hatta
havaávirka takk fyrihennikold eina viðmerking ja takk harra formaður eg siga rutvang kemur til ta niðurstøðu at samgongan eigur at leggja frá sær og tað er ein ógvuslig niðurstøða at koma til og tað eri eg altso eg havi aldrin tíðini av verið her fyrrisligið at ein samgonga leggur frá sær líkamikið so verur meirilutin minnilutan at eg havi altíð hildið meg frá tí í gjárkvuldi tá eg las nakað av ssær so kom hesin tankin at kanska var tað best ikki kanska men var tað besta tað legði frá sær man sær tað best her her cachariasen til dømis einasti torir at sita inni og lurtað eftir veruleikanum allir teir sum hava sitið her allir teir sum hava ávirkan báðar meina við teir eru vekk tá tora ikki at standa við veruleikanm og bara ein lítil rentuhækking hetta er fýrs árini hundrað prosent umaftur hundrað prosent umaftur rentuhækking su er galið tað skal ikki
meira tel teg so so eg speril í og so fer
hanat býta royvurin ímillum sín ætu sum hon gjørdi í fýrsunum takk fyri ja eg eg haldi ikki vissi eg minnist rætt so havi eg ongantíð sjálv heldur fyrr sagt á hesum røðarpalli at eg haldi at samgongan eigur at leggja frá sær men fíggjarpolitiskt hevði tað verið tað besta fyri føroya land
at samgongan legði
ásær tað haldi eg fast við takk fyri helgi abramsen fær eina viðmerkingja hara formaður ø ruttvang hevur ynskisamgongan leggur frá sær og tað tað kann mann altíð hava spurningur bvu altíð hvat fær mann í staðin a altso er nakað alternativ sum er heilt nakað annað eh nú bleiv sagt til dømis at ongar sparingart blivu gjørdar í í farnu fíggjarlóg og og men eg eg eg eg haldi at vit hava fingið ræla nøkur kritikk fyri t at vit ikki hjálpa upp aftr um meir til dømis síðstu viku var øgili landskórt butúr aturt játtan til almannamálað var for lítið sjáltam undir altur kanska eintrý hundrað milliónir ha heilsumálið er øktíð tvey hundrað milliónir at mín spurninur er bara tá mann sigur at útreiðslurnar øktu á eina milliard eg eri púra við upp á tað er nógvan
men hvar kundi ruth
gang til dømis huggja særa spart helvtin av tí takk fyriruttvang takk fyri jamen tað syndarliga er sær frá mínum sjónarmiði altso bara tað sum tit játtaðu í tvey túsund og nítjan ófíggjað kostar í tvey túsund og trýogtjúgu hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónir tað er ófíggjað skulu vit byrja við almannaverkinum skulu vit byrja at heinta tær hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónirnar inn aftur frá teimum sum fáa eitt vikuskifti ella eina viku í umlatti
ting hevði tað ikki verið smart av tykkum í tvey túsund og nítjan at spurt tykkum sjálvi hvør skal fíggja millum annað hesar hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónar og vissu helgi abramsen tá fekk at vita at tað er millum annað tey sum skulu hava umlating í almannaverkinum so trúgvi eg at helgi abramsen var komil tlta niðurstøðu nei so gera vit tað ikki tað er tí at tað er so heilt forbankað viktigt at mann hugsar um tá mann fær í býin at keypa hvar skulu pengarnir koma frá og tað hava allir vanligir borgarar skilt men tað hevur hendan samgongan enn ikki skilt ja eg fari at minna á at ikki at tosa beinleiðis til tingmenn men at venda røðu sína til formansins
sum tað stendur í tingskipani so er tað bjarni kárasom petersen sum fær eina viðmerking gersuvæltakk fyri harra formaður ja tað er ikki siga til at støðan er e er er vanwitti og og syndarlig og og óheppin fyri føroya fólk øh mann selur av almennum aktivum ætlar at selja partafeløgnin í í í tjaldur og smyrileim fyri at fíggja rakstrarútreiðslur mann mann koyrir almennar verkætlanir uttan fyri fíggjarlógina samstundis skal mann strika bummgjøldini men ikki taka nakað inn mann hevur bara minkað um inntøkurnar og bara hækka um útreiðslurnar eg føli at mann selur út av øllum almennum aktivum og tað ger mann væl vitaninar at mann ikki heftir fyri tað og tá ið mann hugsar um tað upp á tann mátan nú nú siga eg sær fólkafloksmenninir sum vera góðar frorætningsmenn tað sum hendan samgongan ger beint nú tað grensar til eina blanding av av cels

ruttaríið t tað haldi eg ttað vit síggja her í dagtakk fyri ja hatta var ein góður máti at siga að uppá vissi hetta var altso hetta hetta er eingin hetta r ikki ideologiskt upp á nakran máta hetta hetta er bara hetta er bara ábyrgdarloysi altso høvdu vit sum kunna havt eina ideologiska eina hugsjónarliga diskussión um sum vit typiskt halda eg haldi oftani sosial demokratiskur politikkur er erfíggjarliga í hvussu er í andsókn við nakað tí sum eg haldi tí eg haldi at borgarin skal í stóran mun í størst møguligan mun ráða yvir sínum egnu pengum men tann ideologiska diskussiónin ger sæikki meining her hetta er bara
beint ábyrgdarloys fullstendiga ja eg veit ikki eg blívi við at jat snakka um hatta men tað er forsetir akkurát sama lag takk fyri harra formaður ja takk fyri so færi kaily
holm jannesenorðiðgersuvælja takk fyri harra formaður øh eg siti á krígs her hvussu fantastiska gott fólkaræðið vit hava í føroyum og tað er deiliga sunt at andstøðan vil hava samgonguna frá tað er eitttekn upp á eitt gott og sterkt fólkaræði tað sum eg ætlaði at siga tað er bæði til landsstýrismannin í fíggjarmálunum til samgonguna tað er at takka fyri at vit hava lyft okkara heilsuverk á upp á eitt nýtt støði tey seinastu trý árini og eisini eitt nýtt almannaverk kunnu vit siga og hyggja vit eftir fíggjarlógini so eru jú heilsuverki og almannaverki og mentamentamálar í okkara skúlar fýrs til hálvfems prosent av fíggjarlógini so at tað sum eg hoyri her tað er at andstøðan fer at skriva øgiliga stórar rokningar út tá ið tey koma til og tay fara at spara øgiliga nógv tá ið tey koma til tað er so tað sum veljarin sum skal velja hevur at fyrihalda seg til men andstøðan hevur bakkað væl upp um raðfestingarnar í heilsuverkinum og tá eg hyggi eftir tølunum í morgun so kann eg gleðast um at heilsuverkið er raðfest hægri við framskrivingum upp á tvey hundrað milliónir krónur tær flestu framskrivingar ela ein stórur partur av teimum var frá síðstu samgongu av tey gjørdu lønarsáttmálar upp á tíggju prosent tí er eisini fínt men teir skuldu betalast eisini tað gloymdu tey áðrenn eg stundi sekkin og tað eru so tvey hundrað milliónir og so eru raðfestingar gjørdir fyri hundrað milliónir til heilsuverkið so hetta er tann størsta raðfestingn og eftir tann størsta framgongdin sum nakrantíð er hend í føroyskari heilsusøgu og pengarnir eru væl og virðiliga brúktir til okkara sjúklingar tey sum eru sjúk tey sum liggja lágt og tey sum eisini hava avbjóðingar av øðrum slag so eg vóni so inniliga at andstøðan fer at fylgja somu góðu uppbakning sum tey hava givið heilmálm tað eri sera glaður fyri at bæði samgongu og andstøðu hava verið saman um at raðfesta hesar trý hundrað milliónar fyri at lyfta okkara sjúkrahúsverk men eg vóni at eg havi hoyrt skeivt at andstøðan ikki tá ið tey koma til fara at spara okkara heilsuverk niður eg vóni ikki tað var tað sum eg hoyrdi tí at sum ig skilji so verða tað stórar rokningar sendar út tá ið tað verður stjórnarskifti sum troknað við og at tað verða stórar sparingar framdar tað er mann jú noyddur til og tað er at snakka um at fíggja og ikki fíggja skattgjaldaran í føroyum kemur at fíggja sum mann hevur gjørt tey seinastu nógvu árini og hann kemur eisini at fíggja alt framyvir so at hvat er skynsamt og ikki útreiðsluvøksturin er f nættan sami akkurát tann sami sum andstøðan hevði árini tvey túsund og fimtan tvey túsund og nítjan akkurát tann sami
umleið teg eini milliardina vit hava bara einki lagt uttan fyri fíggjarlóginum takk fyri
ja tað eru fleiri viðmerkingar tað eru fýra viðmerkingar fyrst ruttvang ger so væl fyri tað fyrsta so varð tað síðsta sum landsstýrismaðurinm ikki ikki satt tí hann sigur at einki er lagt uttan fyri fíggjarlógina tað er lagt yvir til bústaðir at byggja barnaheim og almannar stovnar tað er nýtt at tað er lagt uttan fyri fíggjarlógina tað er bara tað eina samgongan hevur eisini ætlanir um at at íløgur hjá strandfersluni eisini skulu liggja uttan fyri fíggjarlógina so hatta er ikki rætt sum lansstýrismaðurin sigur tá ið sjálv sigi eg aftur og aftur eg trúgvi ikki at okkara heilsuverk ver bíligari eg trúgvi ikki at okkara almannaverk hvussu ikki tænasturnar verða bíligar í framtíðini tvørturímóti verður tær dýrar vissu vit skulu bara halda verandi tænastustøði og tí er tað bekymranti at hendan samgongan legði út við at áleggja bara við skattaumleggingum og pensjónsnýskipað ella pensjónsbroytingum og og og manglandi tilfeingisgjaldu fyri n
norðhavssild bara tað kostar
star komandi árkailijohanesen ger su væl ja øtað kostar at byggja til okkara veikastu borgarar vit eru í gongd við trý ymisk heim og tíðarskeiðið tvey túsund og fimtan tvey túsund og nítjan tað bleiv ikki ein tann einasti seymapakki keyptur ikki ein tað hendi akkurát einki til okkara veikastu borgari nú byggja tey allastaðni nú eru seymur keptir so tað er ein
munur gussur sum tú sært allastaðni
tað er ein stórur munur elsbet mersedis uesója takk fyri harra formaður eg haldi eisinit er øgiliga lætt hetta her við at siga at hendan samgongan brúkar so nógvar pengar og so víðari sovíðari men vit skulu helt ikki gloyma tað sum kalii holm johannesen var frammi við at andstøðan hevur tikið undir við stórsa øllum sum vit hava stungja út í kortið tá tað kemur millum annað til heim til fólk við serligum avbjóðing og tá ið tað kemur til landssjúkrahúsið og so víðari men eg ætlaði bara at spyrja einaferð afturat kaliu holm johannesen segði hann at táð vit komu til tá tvey
hundrað milliónir sum
nei tað var ikki tvey hundrað millóni tað var mangt slíkt men tað sum eg hugsi um tað er at tað er gott at fáa upplakning allíkavæl haldi eg í heilsumáli frá andstøðum tí at tey hava tikið undir við øllum uppskotinum so tað kann mann bara takka fyri to tey hava verið við til at lyfta hetta støðið upp á eitt heilt nýtt støði vit vit hava heilt nýtt heilsuverk í løtuni tí at vit hava sett trý hundrað milliónir eyka av og tað kostar at vera góð i okkara veikastu borgarar og tað sum tey fáa nú sær ta út til tðr stórar rokningar og stóraspar
frá einari nýggjari samgongu og tað er tað sum mann hevur at bíða eftir
hervur polstóttir ger suvælgott nokk siga at tit kunnu vælstemningur í hjá heilsumálaráðharranum tá heilsumálaráðarnum kann standa og siga at tað úsluvøksturin sum hendan samgongan vur havt er tann sami sum síðsta samgonga hevði so er tað beinleiðis ósagt so stendur landsstýrismaður beinleiðis so seg ósat á tingsins rúðararpalli tað hoyrir ongastaðni heima men tá mann so hyggur eftir tí sum ella lurtar efir tí sum landsýrsmaðurin sigur so er tað aso soleiðis at tá mann ger nakrar skattalættar sum eru ófíggjaðir tá mann tekur inntøkur burtur úr landskassanum samstundis sum mann økir útreiðslurnar so nógv sum hendan samgongan hevur gjørt so kemur tað í framtíðini hava við sær at
er vælferðarsamfelagið frá komandi
visk m ikki fara upp á pláss í stundinikeirio olmi johanesenja vit hava bara gjørt gott fyri okkara veikastu borgarar tað sumseinasta samgonga gloymdi eitt sindur og tað gera vit eitt sindur við hesum byggjarínum veldi u byggjarínum á økinum innan hjá almannaverkinum og sjálvandi koma pengar frá skattgjaldarunum av tit kunnu betala inn hatta tvey prosent gjaldið til dømis to fært tú eyka inntøkur eg trúgvi tað vóru bara páll at reynatykvum sum kemur at betala tað hso tað verðar ikki nógvir pengar har tað verða kanska eini tíggju túsund krónur øh so tit mugu faina inntøkur onkrar aðrastaðni frá altso tjóðveldið kansnk gera að tær tvey prosent til dømis hvussu nógv tjóðveldisfólk fara at betala tað ikki ein so at tað eg tað sum eg sigi tað er tað vit hava brúkt
hópin av peningi til
almannamál og heilsumál og tað eri eg stoltur avja og so er tað eyðgum samvitsi sum fær til viðmerkingarsvøvntakk fyri harra formaður eg haldi ikki at nakar er ósamdur í at vit eiga at hava eitt sterkt almanna og heilsuverk tí ikki har ósemjan er men tá ið mann brúkar hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónir er tað nú blívið til sum mann ikki hevur og tað er ikki til okkara veikastu borgaru skal eg heilsu og siga tí tað var til ein skattalætta og eina pensjónsøking til tey sum hava millum annað til tey sum hava teir hægstu pensjónar til mín sjálvan tingformannin og øll onnur tað er ikki teir veikastu borgarar tað vóru pengar sum mann ikki hevði og sum mann rullar framman fyri sær alla tíðina so eg vil siga tað at tað kemur til fíggjarpolitikk tá haldi eg sambandslokkurin er nógv broyttur tí at tað gamla
var í hvørfall at mann vildi svara hvørjum
ja men men vit vit lovaðu upp til valið at vit tilføra hundrað og nýggjar milliónir til heilsuverkið og tað hava vit so gjørt vit hava bara hildið at valið tað plagar at vera góður musikkur í orruni hjá politikaranum at halda vallyftir so at tað hava eg so gjørt fyri at lyfta fyri at lyfta alt tað upp og eg vóni at javnaðarflokkurin verður garantur fyri hesi her øðini at skula skriva út rokningar og at spara alt niður til sokkholdararnar nú tí at vit hava ein knallsterkan landskassa visu vit við t hyggja at okkara landskassa so er ein ein tann sterkasta sum er í europa prøva t hygga eftir hvat skuldin er um muntil hvønmanei
her so vit hava ein knallsterkan landskassa í løtuni so ikki tosa tað niður tað bjóðsmar ikki ja takk fyri tað vóru ikki fleiri
takk yhara formaður tað er játtanarkarmarnir fyri tvey túsun og trýogtjúgu sum eru til viðgerðar og fari at byrja við at líka at siga tvey orð um álitini frá andstøðuni eg vil siga tað ati kanska serliga álitið hjá pollareynatúgvu tað hevði kvalifiserað hann til at vunnið onkra rithøvundakapping innan fyri sjangrurnar krimið kanska ella fantasi fantasibókmentir og eisini undirhaldsbókmentir eg vil siga at teksturin er frágera valfrágingin og tað var ringt ati lata halda látrinum aftur tá ið ið eg las álitið frá pollareynatúgvu so tað skal bara vra rósu til hansara um at pennurin er fantastiskur og hann burdi ongantíð for skjótt farið og gjørt meiri við tað at skriva nú veit egat hann hevur sett sær fyri at skriva soleiðisnar regluliga lesarabrøv um politisku støðuna og tað er eisini við fragd at eg lesi tað men hann kundi saktans gjørt nógv meiri við tað at skriva tí tað dugir hann sera væl meni tá ið vit tosa um játtanar karmarnar so haldi eg at vit í føroyum eru í einum ógvuliga eini ógvuliga spennandi tíð og eg trívist ómetaliga væl í hesari støðuni tí tí mín hugsjón er at endamálið við at vera í politikki tað er at vera við til at skapa eitt samfelag sum er so gott fyri øll menniskjuni í samfelagnum at vera partur av sum yvirhøvur til ber at at skapa eitt samfelag sum er gott fyri børn og ung at vaksa í og at kunna vera við til at útbyggja samfelagið soleiðisnar at tey ungu hava eina bjartaframtíð og tí haldi eg at tað eisini má vera eitt endamál við eini fíggjarlóg tað er at byggja samfelagið út soleiðis at vit kunnu halda fast í varandi vælferð varandi vælferð varandi búskaparvøkstri og eisini varandi fólkavøkstri føroyar eru í dag tað landið í europa sum framvegis er tað besta og hevur ta yngstu generatiónina íðirvið ta at vit fáa flest børn í miðal og tað haldi eg er ein ein fantastisk støða at vera í og sjálvandi tá ið tá ið tú ert í tí støðuni at tú hevur fólkavøkstur so er so er fíggjarlógin altíð eina avbjóðing tí at hon veksur av sær sjálvum altso tilboðini til eitt eitt økjandi fólkatal ger tað tú mást hava fleiri og fleiri pengar til tey ymsu økini fleiri fleiri pengar til heilsuverki til almannaverki til útbúgving og skalt tú samstundis útbyggja bæði heilsuverk almannaverk og og útbúgving meðan tú hevur fólkavøkstur so merkir tað tað at tað er vøkstur oman á vøkstur eisini á fíggjarlógum og tí er útreiðsluvøkstur ein púra natúrlig gongd tað sum vit skulu ansa eftir tað er at tað er javnvág í finansinum og eg vil siga at tað at leggja pengar til síðis í góðum tíðum tað ljóðar fullkomiliga rætt og tað er rætt til dømis í einum privatum húsarhaldi til dømis í einari fyritøku men í einum landshúsarhaldi er endamálið ikki í sær sjálvum at leggja pengar til síðus at taka pengar inn frá skattaborgarunum at leggja í almenn virðisbrøv og landsbrøv og goyma tey tað er ikki endamálið í sær sjálvum endamálið við at taka pengar inn frá skattaborgaranum er at skatta borgarin skal fáa eitt betri og betri samfelag at liva í og til at hann skal kunna fáa tey tilboð sum eitt vælferðarsamfelag alla tíðina strembar eftir at veita og tað er tað sum hevur er við sjónin hjá hesari samgonguni tað er fyrst og fremst at halda fast um vælferðarsamfelagið at halda fst um fólkavøkstur at halda fast um búskaparvøkstur og samstundis at útbyggja hesar tænasturnar í eini g eini tíð við fólkavøkstri og tí er tað útreiðsluvøkstur á fíggjarlógini sum kanska í prosentum og í teori er í hægra lagi og tað er alla tíðina dysturin at royna at javnviga tað men um vit gevast við at útbyggja undirvísingartilboðini um vit gevast við at útbyggja tilboðini innan fyri almannaverkið og innan fyri heilsuverkið so fáa vit beinanvegin stagnatijón og stagnatión er ein óndurspiralur sum hevur við sær at fólk kanska beginna flyta frá føroyum tí at tað er øgiliga viðkvant akkurát tað at vit liggja í tí støðuni sum sum vit eru í einum kunnu vit siga í einum útjoara í europa í norðurlondum í einum lítlum samfelag tað eru øgiliga skjótt at fólk og tað hav vit sæð tað er øgiliga skjótt at føroyingar kunnu taka ta støðuna at velja at flyta tí at okkurt tilboð onkrar umstøður ikki eru nóg góðar og tí verða vit noydd til at hava primatilboð á øllum økjum fyri at halda fast í fólkavøkstri fyri at halda fast í framgongd og tí og tað kostar eisini á fíggjarlógini tað mugu vit gera okkum greitt tí eri eg í veruleikan í roynd og veru eri eg glaður fyri at vit at vit tora í einum sovorðum tíð sum hesar vit fáa kritikk fyri at vit tora ikki at hava eitt stórt avlop á fíggjarlógini men at vit heldur velja at hava ein íløgukarm sum er oman fyri hálva milliard soleiðis at fólk kring landið bæði í fámjin bæði fólk eystan múla og allastaðni hava møguleikar fyri at hugsa stórt og hugsa við vónum um at her ber til at búgva í framtíðini her ber til at byggja okkara lokala samfelag út og tað eru tey lokalu samfeløgini kring um í føroyum sum eru við til at lyfta allar føroyar og skapa búskaparvøkstur og skapa skapa liviumstøður og tað at vit sum politiski myndugleiki spæla við og siga ókey vit vilja satsa vit vilja brúka fíggjarliga orku til at gera hetta heldur enn at halda fast um at vit skulu hava eitt eitt renome sum sum ein samgonga sum hevur eitt avlop upp á tvey trý hundrað milliónir at vit velja heldur at siga at vit útbyggja samfelagið og at vit vit eru djørv og tora at satsa upp á framtíðina satsa upp á at tær útbyggingar vit gera tær fara at løna seg í framtíðini og tað fer at gera vit at halda fastur fólkavøkstri og búskaparligari framgongd tað haldi eg er að tað eri eg fegin um at vit sum samgonga hava valt at gjørt so o og føroyska samfelagið hóast vit hava havt avlop sum liggja um nullu hesi her árini vit sita nú so er føroyska samfelagið heilt ómetaliga væl fyri altso í mun til es lond í miðal sum skylda hálvfems prosent av btú so skyldar føroyar bara tjúgu prosent av btú tað er ein heilt einastandandi góð støða at vera í sum samfelag og tað er tí at tað er tí at vit hava megnað at føra ikki bara henda samgonga men so sanniliga eisini undanfarna samgonga og samgongu frammanundan hava megnað ført ein politikk sum trýr upp á føroyingin sum trýr upp á at tað ber til at at vaksa sum sum altso í fólkatali og í búskapi og vissu vissu vit hygja inn í framtíðina so hava vit øgiliga nógv positiv parametur sum kunnu skapa virka vón og og og trúgva upp á at tað fer at blíva uppaftur betri at vit kunnu saktans blíva hálvfjerðs fýrs túsund fólk í føroyum innan fyri eina ávísa tíð av árum og tað tilfeingið sum vit hava tað tað liggja so ófatiliga stórir møguleikar í tí tilfeingi og teimum vakstrar møguleikar sum eru í okkara vinnulívi alivinnan til dømis sigur at í dag kunnu vit protesera hundrað túsund tons men vissi alivinnan fær teir karmar íð ter umstøður sum tey ynskja so kunnu teov nøkur ár framleiða tvey hundrað túsund tons tað vil siga alivinnan kann blíva dupult so stór sum hon er í dag tað vil sag at hon kann einsamøll koma at standa fyri einum útflutningi upp á tíggju ellivu milliardir sum eru okkara samlaði útflutningur í dag tað er altso tað er ein tað er ein dreymakend støða vissu vit hugsa um uppisjóvartilfeingi so útflyta vit nærum bara ráðvøru tað r eitt ófatiligt potensiali í okkara uppsjóvartilfeingi til til at taka næsta stig á leiðini nær tað so verður og har eiga vit sum politikarar sjálvandi at fylgja við at gera handilssáttmálar føroyar hava bara fríhandil við seks lond meðan es hevur fríhandilssáttmálar við hálvfjerðs lond vit hava eitt veldigt potensialið eisini politiskt at virka fyri at skapa betri karmar fyri tí vøkstri sum sum eg tosi um so samanlagt haldi eg at vit skulu vera fegin um ta støðuna vit hava nú hvar vit útbyggja almannaverkið vit útbyggja heilsuverki vit útbyggja skúlaverkið vit útbyggja innfrastrukturin og undirstøðukervi og vit hava framvegis eina fí
har lógu sum javnvígar soleiðis hann kirkja um nullið takk fyri harra
formaður ja takk soror nóvarviðmerkingar tað er ruttvang tað fyrsta ger so væl takk fyri tað er rætt sum biljustinussen sigur at nøkur parametur eru heilt góð hjá okkum men vissu undanfarna samgonga hevði havt sama fíggjarpolitikk sum hendan samgongan hevur havt vissu undanfarna samgonga til dømis hevði havt eina milliard í halli staðin fyri hálva aðra milliard í avlopi so hevði hasir perametrirni hasi tølini ikki verið góðu og eg kedd av at siga tað biljustinussen men óðansæð hvussu gott endamáli er við at brúka pengar so er tað ein veruleiki bæði hjá landskassanum og hjá borgarum vanliga at fyrr ella seinni so verða pengarnir uppi tað má vera samsvar ímillum útreiðslur og inntøkur og eg haldi at øll allir flokkar her í tinginum hava innsæðt tað við miðflokkinum
sum undantakmif
ja takk so er tað miljistinsen ger suvæl takk fyri harra formaður nei eg haldi ikki vit víkja frá lat meg svara ruttvang øgiliga stutt aftur og siga tað viðse undanfarna samgonga hevði bygt tunlar norðumfjall fyri hálvar milliard og bygt fámjinstunnilin fyri tvey hundrað milliónir og dalstunnilin fyri hundrað og hálvtrýss milliónir so hevði undanfarna samgonga havt hall og henda samgongan hevði havt avlop nei aktiga umvent so tað
tað er munurin á hvussu vit hugsa stutt og kontant
friður tingsalinum so er tað potarenatigvur sum ferður eina viðmerking ger so væl takk formaðurin og takk til biljustinussen fyri tey vøkru orðini um røðuna hjá undirritaða billjustinusen er sjálvur tikin uv leikum sum skemtari so so um eg skuldi funnið mær eitt annað beiti so kenni eg hvussu onkur annað sum hevði klárað seg væl eisini uttan fyri hesa uttan fyri hesa gáttina tað stendur eitt sindur kontrarst til ta fatan sum løgtingsformaðurin hevði av røðuni g skilja lagnum men tað tað var eg haldi eisini sum rutvang verna hesin spurningurin um um at at hvussu í shvussu stóran mun mann kann loyva sær at brúka pengar hann blívurreellur fyrrella seinni og sjálvandi er tað ein fortreyt hjá hesari samgonguni at undanfarna samgonga legði hálvu aðrar milliónir til síðus tí tað hevurgør
tað møguligt hjá sær samgonguni at brúka teir pengarnar ella rættarsagt at koyra við undirskotum
fyrija takk ger so væl væl biljistinsen tað er rætt sum pollareynatigvu sigur at undanfarna samgonga styrkti støðuna hjá landskassanum munandi og tað var gott t lat tað lat tað vera sagt henda samgongan hevur ikki brúkt pengarnar hjá undanfarna samgongu henda samgongan hevur havt eitt lítið hall tað fyrsta árið eitt lítið yvirskot ta næsta árið og vit vita ikki akkurát hvussu úrslitið verður fyri tvey túsund og einogtjúgu nei fyri tvey túsund og tveyogtjúgu men tað kemur tíðina at vísa men hendan samgongan hevur í veruleikanum tikið tikið pengar inn og brúkt teir pengarnar til at útbyggja samfelagið við tað kemur allarhelst at liggja javnvega tá ið ið hetta skeiðið er av hóast vit roknaðu við risa hallin orsakað av koronu landsstýrismaðurin kom tíðliga niðan í løgtingið og bað um einar komma tvær milliardir tí hann væntaði tað stóra skrallið í landskassanum og vit hava brúkt nógvar pengar í sambandi við koronutiltøk sum eru ein tað er undantaksstøða og nú eru vit aftur í einum slag av undantaksstøðu tí at tað er tað er kríggj í europa og tyng eru totalt óforsiðilig og tað rakar føroyska økonomi ógvusliga millum annað við oljuprísum og øðrum og allíkavæl so sær landskassan út til at hava tað rættiliga gott so e g eg eg klárik
iki at síggja so svart upp á tað sum sum andstøðan
tað er tað heilt ærlig at siga ja tak ot e hat h joassee sar at a eki ega gjar o væl takk fyri harra formaður eg haldi at binnan altso føroyski búskapin taer ætisoføroyski búskaprin er øgiliga sterkur eg sjøkur taka ein av av av okara okur hava høvuðsokkara høvuðsein av okra høvuðsvinnum nú sum er ælvinnan egknaði eg roknaði leskligani út at nú við tí prísin sum er nú so tjenar vinnan nettu góðar hundrað milliónir krónur um vikuna nættu hundrað millónir krónur ug vikuna tað vil siga at tey hava statvekt øgiliga fíggjarliga musklar til at gera íløgur at skapa umsetning at skapa arbeiði at bjálva seg tað saman við teimum kørmum sum eru um kring føroysk vinnuna ger at føroyskt vinnulív stendur øgiliga sterkt og stendur føroyskt vinnulív sterkt so er tað øgiliga góður kjansur fyri at samfelags

ja takk so er tað biljistinsat ger suvæl ja takk tað er púra rætt sum erard joensen sigur altso tað er lokomotivið í at halda fast í vælferðarsamfelagnum tað er tað at vinnulívið væl konsulidera og eg haldi ikki eg veit ikki um mann skal fara aftur til til mortensen og dalmenninar fy fyri hundrað árum síðani suður suðuroy ella til kjølbro fyri fyri fýrs árum síðani men eg trúgvi ikki vit nakrantíð hava havt so sterkar og so litar fyritøkur í føroyum sum vit hava í dag sum er eitt grundarlag fyri at halda fast um vinnuligan búskaparligan vøkstur harumframt so hevur føroyska fólkið eina betri og betri uppsparing og føroyska fólkið hevur altíð havt eina uppsparing sum ongantíð hevur verið við í hagtølum tað er uppsparingina í egnum sethúsum sum ikki telur við nakrastaðni og sum onnur lond faktisk slettiski kunnu samanbera við føroyar altso og bankarnir eru væl fyri teir eru teirer betri konsilideraðir enn nakrantíð vinnulívið e betri konsiliderað nakrantíð og tann einstaki er samstundis sum landskassin er so mann mann skal
mann skal næstan vera rithøvundur fyri at kunna skriva eina ringa søgu um støðuna í føroyum ja takk so er næsti røðari sirið stremberg ger so væl
takk fyri harra formaður eg minnist tað var ein sum segði við meg at hví eru tyu sonati tá ið eg sótu í samgongu at tikur spara upp øh hví taka tykur ábyrgd tí at tey sum koma aftan á tykkum tey fara at brúka hatta upp á fýra ár men eg má bara kenna tá ið tað var gingin eg veit ikkium tað var eitt hálvt ár so var tað burtur tað sum fekk meg at taka orðið tað var eisini tað sum bleiv sagt innan fyri heilsuverkið at andstøðan vissi hon kemur til so fer hon at spara í heilsuverkinum og í almannaverkinum og hon fór at skriva rokningar tað haldi eg var ein pástandur sum má svarast uppá og tað bleiv sagt at útreiðslurnar vóru tær somu sum íð undanfarni samgongu og at einki varð lagt uttan fyri fíggjarlógina tað er eisini skeivt ø okur vita øll tað at bæði heilsuverk og almannaverk verða dýrari og tí e tað so heilt ótrúliga neyðugt av tí skil í tí sum mann ger okur liva í góðum tíðum og tað eru nógv tekn upp á ati at nøkur ting eru góð men tað eru eisini skýggj á luftini eitt yvirskot er søpula burtur og mann hevur økt um útreiðslurnar heilt munandi og tað er ófíggjað eg vil siga t tað uppá eitt eittannað stað kann mann eitt sindur forsvara at brúka pengar vistu mann hevur teir men at brúka pengar sum mann ikki hevur haldi eg ikki er í ordan tannvir tann tann hálv onnur milliardin er burtur og okur hava undirskot í løtuni so eg veit ikki hvussu nógv mann hevur at reypa av ø til dømis tann nýggja pensjónsnýskipanin sum bleiv samtykt er ófíggjað taða en ófíggjaðum skattalætti og mann hevur latið til tey sum fingu høga pensjón akkurát tað sama sum tey sum fingu tær lægru pensjónnar staðin fyri mann mál rættaði tað til tey sum høvdu minst um mann hevur sett eina røð av ófíggjaðum tiltøkum í verk samstundis sum mann hevur lekkað um inntøkurnar við einum tvey hundrað milliónum árliga tað sigr seg sjálvt at pluss sum minus má man duga og so bleiv tað sagt at fyrrverandi samgonga raðfesti eg ikki tey veikasti og tað er ikki rætt at siga so eg haldi tað er óservjøst og eg haldi tað er niðrandi ið eg eri ótrúliga vónbrotin at hoyra sovnlið orð tí at tí ateg kann bara svara fyri meg sjálvan tá eg kom í tann postin sum eg kom í mann kann næstan samanlíkna ta við at koma til rúkandi toftir mann kom til eitt stað har mann hevði skorið starvsfólkahópin við fýraogtjúgu fólkum niður og tað var so stórur mangla upp á serlæknar at tað var ikki daður at teir ikki vóru úti í miðlunum og og søgdu at her stendu virkuliga illa til at hann má gerast nakað og tað bleiv tikin stór stig til at fáa tryggjað eina menning av heilsuverkinum tað bleiv settar serliga pulljur av til at fáa serlæknar mann gjørdi eina kopóskipan soleiðis at mann kundi fáa turnus í føroyum fyri at fáa læknar at støðast mann mann setti fleiri kommunulæknar mann styrkti syguatrisku økið mann fekk økjisjokulatriðina út um landið mann fekk gjørt eina barnadeild til til soguatisku økið og eg haldi at starvsfólk á talið samanlagt vaks við einir fýrs fólum manngjørdi eina pínuklonikk mann gjørdi nakað við endurvenjing og mann gjørdi alt millum vimmaligørð og hesi tingini eru fíggjaði tað skuldi tað er tað sum er høvuðsmunurin á nú og okur løgdu sjúkrahúsini saman og tað er friður og tay ger tað at tað eru góðir menningarmøguleikar í løtuni og tað haldi eisini mann sær og eg taki fult undir við at mann framhaldandi mennir okkra heilsuverk fult undir við tí og hava atkott fyri øllum og tað fari eg eisini at gera men treytin fyri at okur kunna blíva við at menna tað tað er at okur raðfesta og at okur leggja til síðus í góðum tíðum tí gera okur ikki tað so hava okur ikki teir pengarnir sum skula til fyri at raðfesta eisini teir veikastu borgararnar brúka mann meira enn mann hevur so sigur tað seg sjálvt at at tað fer at tróta í tá i mann ætlar at menna mann kann ikki liva fíggjarliga sum um at tað ikki kemur ein dagur í morgin ein politikari má eisini taka ábyrgd av framtíðini gott nokk skal mann hava eygu við tí sum hendir í løtuni men mann má eisini hava eina eina framtíðar trygging inni í tí sum mann ger tí at okur vita at tíðirnar skifta og í løtuni standa okum framman fyri einum kríggi ar har prísur hækka og tað kann hava øgiliga stóra ávirkan á rentu og annað og kann gera tað at okara búskapur kemur e nógv størri vanda ennan er so eg haldi tað at vit varði noydd at svara upá esi tingini eg haldi tað er absolutt ikki í ordan at tosa sum um at eingin annar í verðini hevur gjørt nakað enn tey sum sita nú okur hava øll roynt at ment heilsuverkið
og tí eru okur har sum okur eru í dag takk fyri
ja takk so erta viðmerkingar høgni hoydal ger so vælharra formaður ja orðini hjá kali joholm johannesen vóru eisini eitt eitt eitt almikið vónbrot fyri meg at hoyra at ein fyrrverandi løgmaður og nú verðani landstýrsmaður kann siga so nógv ósatt upp á so stutta tíð tí tað sumsiristenberd sigur er jú tann tann makni veruleikin at undir sísíðstu samgongu fingu vit fingu vit lagt sjúkrahúsið saman í sjúkrasverki saman í eitt verk tryggjaðu at sjálvandi er suðuroyar sjúrahús og klaksiskar sjúkrahúsi integreraðir partar hasirnir kunnu mennast eitt mál sum har ligið í politsku skipanini í hálvtrýss ár umframt vit fingu fingu serlæknar puljuna og alt tað sum var og so at fara niðurgera tað arbeiðið upp ástanna tað at vit ikki hava tað fíggjaði altso alt sum vit gjørdi var fíggjað og it høvdu yvirskot hvørt tað evia eins ku skaptað ár og stór yvirskot og tað er tann stóri munurin tí tað varð viðgerðir here tað er fíggjakarmar og her er hvørki mál ella mið ella fígging til nakað av tí tit gera
betra og jú fyrr tess betur at tit við
ganga tað kunnu eg fára tað uppafturjatakk ger sovæl siri stenberg takk fyri harra formaður ja landsstýrismaðurin var eisini løgmaður meðan heilsuverkið blíddi tað skuligur heldur ikki minnast men okur kuldu eisini hugsa um framtíðina og eg eri glað fyri at tey tingini sum henda í løtuni og taki eisini undir við teimum vil ikki hava sitandi á mær at at tað heur ikki verið hent nókvað áðrenn og vissi mann vil tryggja eina framtíðar menning innan fyri heilsuverk almannaverk ella hvat tað skal vera so má mann hava skil upp á pengarnar tað er alfuomeka at visti mann ikki hevur pengar til tey tingini tí tey tingini vera ikki bíligari tey vera bara dýrari og og klárar mann ikki at stýra sær fíggjarliga so verður tað eingin annar sum kann betala uttan taltað verða sett brúkaragjøld á tær tænasturnar sum eru í í almannaverkinum tað er gent at síggja úti í kommununum tað er so ein onnur søga so atat
at samtykja sær karmarnar tað kann al yvirhøvða ikki kumpa tal takk fyri
ja takk so er ein viðmerking eftir tað er erhard joensen ger so væl takk fyri harra formaður ø tað er rætt sum siri stenberg sigur allar samgongur byggja upp á herðarnar á hvørjum øðrum eg havi slett ikki sæð nakran illvilja heldur frá andstøðuni at vera við til at fíggja tað sum skuldi til fyri at gera hóbygningin ferdigan til dømis tað er positivt men hesin fíggjakarmarnir sum liggja her visti mann tekur eitt eitt planlagt hall upp á tveyoghálvfems milliónir út á seks milliardin so eta eitt hall upp á eitt komma fimm prosent og tað er ikki nógv tá mann hyggur eftir hvussu stóran íløgukarm í í í landsstýrið hevur lagt fyri dagin ein íløga ein árlig ílega upp á umleið fim hunrað oghálvtrýss milliónir tað er rættiliga nógv og okur unna øllum føroyingum at útbyggja samfelagið so skjótt sum yvirhøvur gjørligt og tað ber væl til tá ið tíðirnar eru góðar og so ger tað einki um mann liggur rundan um eitt null í nøkur ár
ikki nøkur katastrofa
tað er positivt ja takk gerso væl siristenberg takk fyri harra formaður ja eg haldi at tá ið tað kemur til at standa saman um til dømis heilsuverkið so hevur hevur løgtingið haldi eg verið einmælt í øllum málum tað haldi eg so tað er gott tá ið tað kemur til hvussu nógvar íløgur um ann seta í gongd í senn tá gjørdu okurt í hvørfall tað seinast at mann dríggjaði nakrar íløgur út fyri ikki at hava for nógv í gongd í senn tí at at tað eisini kundi ávirka prísin at mann kanska ikki fekk nóg nógv fyri pengarnar tað er ikki tí at mann ikki er samdur um útbúggingarnar men kanska meira at mann kanska ikki gerta alt í senn tí at tað tað tað fer eisini altso prísurin tú fer fór lítið fyri pengarnar tí prísurin fer upp eg haldi okur síggja tað eisini í løtu
men sjálvandi er gud samd um útbúgvingarnar men kanska ikki um um teppoyi í øllum av teimum takk fyri
jatakk næsti a røða var eygun samulsen ger so væl takk fyri harra formaður ja tað sum fekk meg at taka orðið tað var eisini hetta her við at andstøðan hon fer hon hevur einki gjørt tey síðstu fýra árini og hon fer eisini hon fer bara at spara og skriva rokningar út tá ið hon kemur til fyri tað fyrsta so so hava vit er tað ikki rætt at mann einki hevur gjørt og fyri tað næsta so verður tað heldur er tað heldur ikki rætt at vit fara at skriva útrokningar eg haldi tað er nokk so ósakligt at siga men tað sum eg havi hug at taka eitt sindur afturí tað er almannaøki til dømis tað ljóðar fyri mær sum tað er ein kapping um hvør kann brúka mest pengar tí at mann førir alla tíðina fram at vit hava brúkt trý hundrað og sjeyoghálvfjerðs milliónir haldi e tað var til almannaøkið hetta her samgonguskeiði og eingin annað hevur nakrantíð koyrt so nógvar pengar í tað økið eg havi hug at spyrja er tað ikki eisini nokk so relevant hvat vit fáa fyri pengarnar tá ið mann brúkar nógvar pengar og tað ringasta sum eg haldi mann kann gera tað er at brúka pengar sum mann ikki eigur og har vísir verður tað so víst á í álitinum at mann hevur givið skattalættar og pensjónin hækkaði til tey sum til øll tey som eisini tey sum kanska ikki høvdu brúk fyri eina hækking í pensjóni har brúkti mann so hundrað og fjúrtan milliónir sum mann ikki hevði øog har har vóvið vóru ikki ímóti tí at mann bøtti um pensjónina men vit hildu ta verið betri visimann hækkaði viðbørn tí so var tað meira málrætta so komu tað teimum til góðar betri til góðar sum høvdu brúk fyri tí og tað er heldur keg nakað at siga at tað altso tað sum eg eri inni á tað er tað man brúka so nógvar pengar lutfalsligani av hesum her trý hundrað og sjeyoghálvfjerðs upp á veitingar tað gjørdu vit eisini men visti mann so hyggur eftir tað sum eg haldi er er trupulleikin á almannaøkinum tað hoyra vit eisini dag og dagliga tað er trivnaðarøki og visti mann hyggur eftir hvat tann játtanin er vaksin so er tað ikki so øgiliga lætt at rokna út men sum eg duvið at síggja so so til og við tveyogtjúgu so hevur henda samgongan brúkt fýraogfýrs milliónir á trivnaðartænastunum og undanfarna samgonga brúkti fýraog hálvfjerðs sirkus vissi mann telur tølini saman og og tað er tíggju milliónir av muni tað eru ikki tað stóra tí eg veit at hendan samgongan hevur sett nýggja tænastur í verk men her eru øgiliga langir bíðilistar við allari hesari penganýtsluni tað svarið sum kom í mars tvey túsund og tjúgu til siður stenberg so vóru hundrað og níggjuogtjúgu fólk sum bíða eftir stuðulstænastu sadøgursumlating virknistænastufrítíðartilboðum og so víðari samstundis altso bíðilistarnir til tænasturnar bara vaksa samstundis sum ein reypar av hvussu nógvar pengar mann hevur brúkt so har er okkurt sum ikki hongur saman haldi at mann ikki brúkar at mann at mann letur tær tænasturnar bara bíðilistarnir bara spola uppeftir øh eg helt heldur ikki at vit brúktu nokk til trivnaðartænasturnar men tað var so ein trýogtjúgu prosent vøkstur í tænastunum meðan vit sótu trýogtjúgu prosent fleiri fingutænastu í trivnaðardeplinum og her síggja vit hvussu ein langan langan bíðilista trýss rtrýss fólk fleiri fingu stuðul til dømis og tað komu trý hundrað og trýss fleiri út á arbeiðsmarknaðin so tað er ikki rætt at einki hendi í undanfarnu samgongu men men her sær tað út sum at mann setir nøkur nakrar nýggjar tænastur í verk mann brúkar stórtsæð tað sama sum undanfarna samgonga man setir nakrar nýggjar tænastur í verk mæn fyri mær at síggja so veksur bíðilistin bara tilverandi tænastu og tað tað hjálpir øgiliga lítið vil eg siga tí at tað er tænastupartin sum mann eisini má hyggja eftir í staðin fyri at mann kanska gevur skattalættar ófíggjaðar til øll skjýtu bara út í flokkin tí at vit vita at tað er øgiliga stórur munur á á hvussu nógv fólk hava livað fyri so at tað er ikki rætt at einki hendi í undanfarnu samgongu innan fyri tænastuøki og fyri sovuðit heldur ikki innan fyri bústaðarøki sjálvt um tað ikki varð nýbygging so komu fýrs nýggj búpláss í tjúgu umlatingarpláss tað kann gott vera tað ikki vava nakar nýggjur bygningur teir fær henda samgongan ágóðan av at seta í verk tí tað var blivið fyrireikari í undanfarnu samgongu men tað koma áso hundrað nýggj pláss so hetta her er haldi mann skal eisini halda seg til veruleikan og eg haldi tað er ein rættiliga áhugaverd diskussijón hetta her við hvar man brúkar pengarnar og hvar mann fær fyri pengarnar tað haldi eg rættiliga relevant til dømis hoyra vit almannaverkið manglar trýogfjøruti milliónir til at at lógin um almannatrygdu tænastur kann virka til fulnar kanska var tað har mann skuldi raðfesta eitt sindur og gjørt tað við pensjónum meira miðvíst so hevði tað sæð betri út men at ateinki hendi og at hendan ella at at andstøðan bara fer at gera sparingar og og skriva rokningar út tað fara vit ikki men vit fara kanska at hjálpa
tá pengarnir eru meira miðvíst sum vit brúka allarhelst
akfyri ja takk sor a viðmerkingar tað er fyrst rósa samuelsen ger so væl takk fyri hara formaður nú nevndi eygun samelsen almannaøkið nú havi eg eisini eittávíst kska til almannaøkið og tað var kanska í tei tíðina har sum størsta kreppan var har sum mann skuldi sæa spara milliónir í tíggjudalstalið men tað sum alla tíðina leiv dent á tað var tað skuldi ikki spara ost upp á tænasturnar til borgaran og tað bleiv so eisini gjørt í einnokk so stóran mun og kanska meira messig pengar sum kundu vera fyri uttan vórðu tiknir øhtá ið vit leggja nýggjar tænastur út nú so kostar tað eisini pengar ja men men fáa fær borgaran tær tænastuna sum hann hevur brúk fyri tá iðtá iðløgtingið samtykkir eina lóg ella fer tað í eina yvir bigna altso hatta er hatta er hatta er ein ein ein spurningur sum má hyggjast eftir og svarast tað skal kanska gerast in
ávíst kanning innan fyri eitt økið tað sama máta sum hann er gjørt niðri nú
ja takk gjørt so væl um teg mikro saman sinn ja takk fyri hatta hatta er heilt sikkurt ein relevantur einur relevantur spurningur men samgongan sum sat ikki undanfarna men tann sum sat áðrenn hon gjørdi eina framdag eina stóra bygnaðarbroytingina fyri almannaverkið og um hon hevur so hevur viðført fleiri leiðaraløg tað kann mann so seta spurning við tað bleiv so ikki løgd fleiri leiðaraløg afturat meðan undanfarna samgonga var tað var onkustaðni at vit fingu nærleiðslu har har eg vildi hava at mann heldur setti leiðslur út á teir stovnarnir sum vóru tí at tær við fjarleiðslu riggaði ikki men tað var ikki við at brúka eykar pengar men hatta er absolutt ein relevantur spurningur hvar fara pengarnir og hvussu fær borgarin mest burtur úr teimum men hann fær ikki mest burtur úr teimum líka sum gevur til øll og ikki hyggur eftir
hvør hevur mest brúk fyri tí og hvør hevur kanska
minni brúk fyri pengunum takk fyri jtakk sorta siri stember sum a viðmerking ger sovæltakk fyri harra formaður ja tað sum eg síggji í løtuni tað er at tað er eitt sindur trupult í í almannaverkinum at fáa játtanin at røkka til men eitt er so tað at játta pengar altso nermast at saka verðini er at fordeila pengar men so er tað hyggja eftir hvussu tað verður brúkt og tryggja tað at tað kemur út til tær tænasturnar sum mann vil veita og í løtuni haldi eg at ttað blívu eitt sindur av av fokusi á hetta her um um um tann bygnaðurin sum mann hevur kanska er fordýrur og um um tað kemur kanska for lítið út til tey fólkini sum mann skal veita tænastu til og tað er kanska eisini eitt mál sum sum mann í felags p á einlanan máta eigur at hyggja eftir soleiðs sal lokur tryggja tað
tey sum veruliga hava tørvum fáa játtanirnar
ja takk ger so væl eg hevði slett ikki ósand í men eg haldi eisini tað er viktigt at tað nyttar einki hjá einari samgongu óansæt hvør hon er bara at seta nýggjar tænastur í verk og á møguligani ella sum tað sær út so eru tær kanska ikki ein gongd fult fíggjaðar tær nýggju tænasturnar sum hann hevði sett í verk meðan bíðilistin til tær verandi tænasturnar at tey fólk sum tey bara leggjast afturat á bíðu og til dømis síggja vit tær virknistænasta tey sum eru frá tíggju ár ár børn har eru tveyogtretivu á bíðilista til frítíðartilboð til dømis tað er ikki í lagi og og og at mann at mann so mann má eisini hyggja eftir tí at mann syrgir fyri at tær tænasturnar sum mann hevur at borgarin sum hevur brúk fyri teimum fær tær áðrenn mann kanska setir nýggjar tænastur í verk
og og hvussu um bygnaðurin er tað er sjálvandi ein øgiliga relevantur spurningur eisini takk fyri har formaður ja takk
ja var tað fíggjarkarmarnir vit skuldu viðgeraog her eru nógv ymisk ting drigin fram um mann endiliga skal siga at so nógv av beinleiðis av fíggjarkarminum sum tú verðuð snakkað um eg

tær viðmerkingarnar sum andstøðan hevði í sínum áliti at tær siga serliga nógv um

fíggjarkarmarnir eru ella skulu vera

men so hevur tað verið nógvar viðmerkingar og røður frá tingfólkum sum fyri mær virka meir sum væl stríð

men mann roynir sjálvandi at lurta og vita um tað er nakað mann

tí hetta skal gjarna vera nakað sum mann skal brúka tá ið mann fer í holt við at gera eina fíggjarlóg

snakka um hvussu nógvar hvussu høgar útreiðslurnar eru

tað sum eg havi sæð til tað so er tað ikki so øgiligur hugur endiliga heldur frá andstøðuni at broyta uppá tað vissi mann hevur fylgt við hvat er komið fram hvat andstøðan ynskir so sær tað bara út til at vaksa uppá útreiðslurnar eg havi eisini hugsað um tá siristenberg hevur verið í miðlunum og hevur snakkað um hvussu tað fássær út og tá ið hon so verið spurd um útreiðslurnar so fer hon bara yvir at svara upp á inntøkur tað hevur slett ikki við hvørt annað at gera soleiðis tá ið mann snakkar um at útreiðslurnar eru forhøður ta broytir ikki pá útreiðslurnar hvat mann ger við inntøkurnar tað at útreiðslurnar vaksa nógv haldi eg mann má gera okkurt við eg haldi at útreiðslurnar vaksa for skjótt og tí er tað eisini mann hevur sett hetta inn at mann skal gera átøk fyri tretivu milliónir

at fáa tað fyri pengarnar sum mann letur at mann letur nógvar pengar til almannaverkið hvussu verða pengarnir brúktir tað haldi eg er øgiliga viktigt at mann fer at hyggja meir upp á tann partin og sjálvandi ikki at tar her bara at

seta sparingarnar knappliga tí tá er tað sum regul tey tingini sum raka harðast sum mann fer eftir men hetta her at mann hyggur eftir langtíðar sparingunum ella broytingunum haldi eg er viktigt at mann fer at hygja uppá soleiðis at tað er borgarin sum fær so nógv sum møguligt fyri hesar pengarnar sum mann letur

tað ber sjálvandi til at broyta bintøkurnar og tað eru møguleikar í isum støðan er at taka inn meir onkustaðni

gevur mest í landskassan bara at taka inn við systa lið tí tað síggja vit eisini at vøksturin hevur verið heilt ógvusligur tey síðstu árini og tað er partvís orsakað av tí at mann letur vinnuna hava pengarnar at arbeiða við sum so førr við sær at tað koma meir pengar inn í landskassan so at eri ikki so simpult og einkult at seta upp upp á tann mátan tí bleiv eg eisini nokk so yvirraskaður av rutt vang at seta tað so hart upp at hendan samgongan eigur at leggja frá sær sum skjótast tí eg rokni við at hon hevur eisini fylgt við hvata er akselve johannesen og høgni hoydal hava meldað t út við hvussu teir ætla at brúka upp aftur meir pengar at útreiðslurnar skulu vaksa upp aftur meir so upp á tann mátan dugi eg ikki at skilja ordiligani hvat ið er ruth vil við at fáa samgonguna frá men tað at hetta er royna framskrivingar av hisir karmarnir haldi eg vísa støðuna nógv betri enn ið stað hevði verið tí haldi eg at tað er gott at mann hevur slíkar karmar at hyggja eftir so hevur mann
koyrir at vardera út frá hvussu mann skal takkla støðuna takk fyri
ja takk so er tað fýra viðmerkingar tað er fyrstur høgni hoydal gersovæl harra formaður eg skal ikki dilja fyri at at eri eitt sindur vónsvikina av røðuni hjá landstýrismanninum í fíggjarmálunum sum eg eg veit kki um hann kann rætta meg so brúkti meginpartn av síni talu tíð upp á at siga tað at andstøðan vildi bara brúka meira pengar og so framvegis so at taðegikki nakar við inntøkur at gera og annað eg kundi ynskt mær at landsstýrismaðurin tosaði um hvat ið hendan samgongan ætlar og hvat ið hann ætlar sum lansstýrismaður í fíggjarmálanum hvussu ætla tei at fíggja eisini tær øktu útreiðslar sum sjálvandi fara at vera av vælferðartænastuna frameftir og hvussu ætla teir at venda tí ógvusliga hallinum tíms teir hava vent frá undanfarnu samgongu sum hevði stór avlop til avlop aftur tað eru ikki tretivu milliónir í í íói í óspetiseraðum spararum hvat hvat
hvat er í veruleikanum fíggjarpolitikkur í búskaparmálanum
kunnu sagt taka um tað heldur rasmussen tað at síðsta samgonga hevði stóra avlop er sjálvandi ein partur av tí at tað vóru so góðar tíðir og mann ikki hevði nakað ímóti sær lurta nú eftir mærpráv tað eru korona hevur forstýrað nógv inntøkurnar hjá hesari samgongduni og nú vór tað kríggið so út frá tí er tað øgiliga ringt at siga hvussu mann fær tingini at hanga rætt saman men higartil sum andstøðan er víst so nógv á at mann hevur brúkt allar pengarnar tað er beinleiðis ósatt tí at vit eru sirkað á null frá tí við begyntu og inntil dagin í dag so tað betíðir ikki at mann hevur brúkt allar pengarnar men hitt hvussu mann ætlar at arbeiða víðari tað er taman
teir arbeiða við nú hvussu mann skal síggja
eina fíggjarlóg til komandi ár takk fyri ja takk so erta siri stemberg sum eina viðmerking ger sovæltakk fyri harra formaður tað er ikki rætt attað havi verið bara at tosað um inntøkur tað verðurtað eisini tosað um men til dømis eitt stórt uppskot sum var fyri her tá ið mann gjørdi broytingarpensjónsnýskipanini tá vísti okur á at tað verða í haldføri við yvir hundrað milliónum um árið har kundi mann hvørfalt lagt mál rætta ta til at ikki øll fingið men tey sum høvdu tørv tað er so tað landstýrsmaðurin segði at útreiðslurnar vaksa fór skjótt og tað má mann gera nakað við og mín spurningurin er er hvat
hvørja tiltøk mann kann vænta hvat er tað mann ætlar at gera fyri at fáa fyri at halda útreiðsluna niðri
ja takk ger so væl tað er tað sum eg skal í holt við at snakka við ráðini landsstýrisfólkini og tey sum eru undir teimum hvussu mann skal gera við tað tað er
ikki her í dag eg skal kunngera
bra hvat fyri átøk vit fara at gera takk fyri ja takk sora beinir johannesen fær viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður jú útreiðslurnar tær eru man kann siga í sohøgar og eg haldi eg gott at landstýrsmaðurin ætlar at taka upp við tí ymisku eðalráðini hvussu mann kann tálma óvøkstrinum og og eg havi undrast að tað sama sum uni rasmussen er undrast á tað er tað at tað verður nógvar ákoyringar fyri at útreiðslurn er ov hugar og men kanska loysnin hjá nógvum er tað er tað at taka meir inntøkur inn men tað loysir so ikki trupulleikar við at útreiðslurnar er útvarðpsvøksturin eru høvur so at eg haldi tað er absolutt nakað mann má hyggja uppá at
útróðsvøksturin og tað er so ikki nakað van loysir við at
skatta takk fyri har ja takk ger so væl hatta rasmussen er akkurát tað sum støðan er so hevði mann sikkurt klárað at blivið við at hækkað innøkurnar í nøkur heilt fá ár afturat og bara latið útreiðslurnar koyrt avstað men so hev hevði tað koppa hinvegin at mann tað ber ikki til at fáa innøkur sum kláraðu at dekka útreiðslurnar
tí er tað so viktigt at tað er útreiðslurnar mann fer at
hyggja eftir takk fyri jatakk so er ta erhard joensen ger sovæl takk fyri harar formaður eg samdur við una rasmussen um at vissu okur bara hækka inntøkurnar so kunnu e bara útrerslurnar spola enn longur upp enn skjótari tí pengar eru tøkir tað sum eg trúgvi er øgiliga avgerandi tað er tað at mann ferat hggja eftir bygnaðinum bygnaðurin innan fyri tey øki hvar ið nokvir pengar verða brúktir ega seserliga á almannaøkinum og heilsuøkinum og eisini fyr sovigt á á undirvísing og og mentan men bygnaðarbroytingar eru truplar at fremja tá tykur nógv ár tí skipanir skulu broytast men tað má vera soleiðis at tann teir pengar okur koyra út í millum anna almannaverkið í mest møguligan mun koma brúkarunum til góðar
so umsitingarliga mugu tingini broytast
takkfyri ja takk ger so væl unnirasmusen takk fyri ja eg eri púra samdur við tí sum erhard joensen nei jacobsen joensen erhard joensen kemur við at tað er viktigt við hesum iðbygnaðinum at tað er bygnaðarbroytingar sum eisini mugu til tað tað haldi er týðiligt at síggja og tað tekur tíð so tað kann føra við sær at at yvirskotini ikki vera so góð tær næstu árini orsakað av tíð men vist mann kann síggja tað fyri framman at bygnaðarbroytingarnar gera at
útreiðslurnar minka so kundi tað verið ein máti takk fyri ja so vóru ikki fleiri viðmerkingar og tað vóru farið til atsvøða um málið ja orðaskifti er enda vit atkvøða í málinum her einki broytingaruppskot so vit atkvøða nú í málinum soleiðis sum tað varð lagt framja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við fimtan atkvøðum fyri trettan ímóti einari blankari og er sostatt endaliga avgreitt frá løgtinginum hetta var uppskot til samtyktar síðani koma vit til løgtingsmál nummar hundrað og tveyogtretivu tað er onnur viðgerð tað er uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu strika trý hvør biður um orðið ja tað verður fyrst erhard joensen sum fær orðið
hetta er løgtsmál numar hundrað og tveyogtretivu uppskot til eykajáttan fyri mars tjúgu tveytjúgu tveyogtjúgu strika trý og tað er landstýrismaðurin í fíggjarmálnum uni rasmussen sum hevur lagt tað fram

øog nevndin heur havt fund við við landstýrismannum í fiskivinnumálum árna skoli saman við vørum havstovuni landstýrismann umhvørvisvinnumálum magnus rasmussen og landsstýrismann í uttanríkismentamálim jenis a rana landssýrismann í heilsumálum karli holm johannessen saman við sjúkrahúsverkinum og landsverki landstýrismannin í almannamálim sólvit eg nolsøe saman við almannaverkinum og landsstýrismanninm m fíggjamálum uni rasmussen saman við strandferðsluni og landsverki

mann her býtt seg í ein meiriluta og tveir minnilutar og meirilutin tað er erard joensen jákup mikkelsen billjustinussen kristin mikkelsen aksel ve johannesen sum hava hesar viðmerkingar nú veitik um eg klári at lesa alt men men kanska eg fái nakað tíð afturat við samanumtikið gevur hendan eykahetta eykajáttanaruppskotið eitt samanlagt hall á einogtrýss komma tríggjar milliónir tað er rl og eitt eftir serinntøkur á tvær komma fimm milliónir frá búnaðargrunnunum er talan um hallað áttaoghálvtrýss komma átta milliónir rl u tvey meginparturin av eykajáttanini eru eingangskendar her ímillum einoghálvtrýss komma fýra milliónir krónur til liðugtgerð av hobygninginum á landssjúkrahúsinum og sjey komma níggju milliónir til koronaútreiðslur harumframt eru sekstan komma fýra milliónir til hækkandi oljuprísir landskansin væntast at fáa hægri inntøkur frá meirviðusgjaldi orsakað av hækkandi oljuprísu verð hevur hugt nærri at hvørju øki í ser fevnir eykajáttanin um fylgjandi á paragraf tvey løgmansfyrisitingin verður biðin um eina komma eina millión til býipengar til fráfarnar landsstýrismenn umframt løn og koyripening til serligt hjálparfólk sum løgmaður hevur sett til landsstýrismannin í fíggjarmálinm á grain trý fíggjarmál verður biðið um minus sekstan komma fimm milliónir krónur talan er um eina lekking av játtanini til nýggjar landsveðir við tveimum komma fimm milliónum orsøkin til hetta er at av teimum avsettu fjúrtan milliónum krónum til verkætlanina í sandslíð verður bert ein millióni krónum nýtt í ár av teimum trettan milliónum krónum íð sostatt leypa av verða tíggju komma fimm fluttar til verkætlanina dalstunnilin játtanin á høvuðskontu kann tískil verða lækkað við teimum íreyðstandi tveimum komma fimm milliónum krónum til at fíggja hægri játtan til hábygningin á landssjúkrahúsinum í ár

eisini verður rakstrarjáttan til strandferaskip landsins eftir uppskotinum hækkað við ellivu milliónum krónum orsøkin er at oljuprísurin er hækkaður sera nógv hóast roynt varð at leggja upp fyri hækkandi oljuprísirnum á fíggjarlógini kann staðfestast at neyðugt er við hægri játtan um verandi virksemið skal haldast meirnýtslan verður mett til átjan komma fimm milliónir krónur í ár og tá er innroknað at oljuprísurin lækkar nakað aftur í mun til verandi støði av tí at frakkferjan avloysaraskipi til suðuroyarleiðina ikki verður útvið at fyrr en í juni kann játtanin til rakstur av henni verða lækkað við sjey komma fimm milliónum krónum samanlagt verður tí biðið um játtanin hækkar við ellivu milliónum krónum meirilutin fer í hesum sambandi at seta fram broytingaruppskot um at hækka rakstrarjáttanina hjá strandferðsluni við fimm milliónum krónum afturat so stovnurin kann sleppa undan at hækka farmaprísirnar á suðuroyarleiðini taðl suðuroyarleiðin og sandoyoyarleiðini tann hekkingin í farmaprísinum var sum partur av samdferðslupakkarnum hjá samgonguni innrokna í játtanina tá fíggjarlógin varð samtykt fyri jól samgonguumboðini í nevndini hava gjørt semju um at ættleiða meir inntøkan vegna hækkaða farmakostnað til suðuroyar verður strikað harumframt verður løgusjáttanin til strandferðsluna lækkað við fimmogtjúgu miliónum krónum løgtingið hevði játtað tveyogtretivu milliónum krónum til at keypa fraktferjuna til suðuroyarleiðina men ætlanin er síðani broytt soleiðis at talan nú verður um ein leiðikostnað ella u leiði sáttmála fram til tjúgu tveyogtjúgu tá skipið verður keypt hetta er eftir ynski frá seljaranum hetta merkir at kostnaðurin við sjey milliónir krónur til leiðuútreiðslur meir til fraktferiuna í ár og kann játtanin tí verða lækkað við teimum fimmogtjúgu milliónum krónunum sum leypa av tær fimmogtjúgu milliónur krónurar fara í staðin til at fíggja hægri játtan til hobygningin á landssjúkrahúsinum í ár eisini verða fimm hundrað túsund knu krónur fluttar av játtanini til ps strandferðslan til játtan til fíggjarmálaráðið fyri at fíggja arbeiðið at gera nærri greiningar og fyrireikandi arbeiði í mun til tilmælini frá uttanasis arbeiðsbólki í álitinum strandferðslun frameftir harumframt verður eisini biðið um fíggjarliga heimild fyri at lata tórshavnar kommunu yvirtaka fimm vegarstrekki frá landinum uttan kostnað vegirnir hava eitt mett virði á hálvfems milliónum krónur á paragraf fimm fimm fiskivinnumál verður biðið um tríggjar komma átta milliónir krónur biðið verður um at játtani til vørn tilbúgving á sjógvi verður hækkað við níggu hundrað túsund krónum at játtanin til vørn fiskiveiðaeftirlit verður hækkað við áttahundrað túsund krónum og at játtanin til havrannsæknaskipið verður hækkað við tveimum komma null seks ella tveimum milliónum og trýss túsund krónum hjá vørn er tað uppstigan av samskiftisútgerðini frecventis og hækkandi oljuprísir sum hava meir útreiðslur við sær hjá havstovuni er tað hækkandi oljuprísir sum tyngir raksturin á paragraf seks umhvørvisvinnumál verður biðið um tvær komma átta milliónir krónur biðið verður um at játtanin til búnaðarstovuna verður hækkað við tvey hundrað og hálvtrýss túsund krónur og á játtanin til vinnustovnin verður lækkað verður hækkað við hálvfjerðs túsund

sum verða fluttar frá játtanini hjá almannamálaráðnum biðið verður eisini um tvær komma fimm milliónir krónur í løgujáttan til umvæling av fjósi og løgi hjá búnaðarstovuni og átekning í heimilla landsstýrismannin at flyta óbrúkta játtan til seinnu fíggjarár hetta verður fíggjað á tann hátt at búnaðargrunnunum flytir landskassanum tvær komma fimm milliónir krónur við at inntøkujáttanin til niðurlaging av búnaðargrunnum verður hækkað við tveimum komma fimm milliónum krónum á paragraff seksoghálvtrýss serinntøkur fyri vinnumál á paragraff sjey uttanríkis mentamál verður biðið um minus eina komma fimm milliónur krónur biðið verður um at fluttar verða seks hundrað túsund krónur av játtanini fyri fólkaskúlan til játtanina fyri sernám vegna upptøku av fleiri næmingum og at tanin til tjóðleikhús verður lekkað við einari komma fimm millión vegna seinkan av verkætlanini sum í staðin kunnu verða við til at fíggja hæglig játtan til hábygningin á landssjúkrahúsinum í ár meirilutin tekur undir við at játtanin til sernám hækkar men heldur tað ikki verða rættvíst at upphæddin skal takast av játtanini til fólkaskúlan og tekur tí ikki undir við hesum undir nevndarviðgerðini hevur landsstýrismaðurin í uttanríkismentamálinum eisini upplýst at framskrivingin fyri fólkaskúlajáttanina vísir eitt hall á tríggjar milliónir krónur longu sum er tað er ikki nøkur einstøk orsøk til vantaða halli men heldur eit virksemi tíma nýtslan sum heild er størri enn mett tó at játtanin til serflokkar og námsfrøðiliga hjálp er vaksin síðstu árini eisini er blivið upplýst at skúlin á trúnni fer at hava tørv á fýra hundrað túsund krónur meira enn teimum seks hundrað túsund ið biði verður um í eykajáttanini meirilutin fer tí í broytingaruppskotið at mæla til at í staðin fyri at lækka játtanina til fólkaskúlan við seks hundrað túsund krónum skal hon hækka við trimum milliónum krónum og at eykajáttan til sernám hækkað við einari millión heldur enn seks hundrað túsund á paragraf ellivu heilsumál verður biðið um sjeyoghálvtrýss komma tríggjar milliónir biðið verður um at rakstra játtanin fyri landssúkrahúsið verður hækkað við tveim milliónumkrónum vegna hægri oljuprís og at játtanin til serstakan sjúkrahúsheilivág verður hækkað við trimum komma níggju milliónum í samband við dagførda meting frá heilivágsráðnum eisini verður biðið um einoghálvtrýss milliónur krónur til løguðsjáttan til landssjúrahúsi útbygging í samband við løgtingsmál nummar áttaogfýrs strika einogtjúgu um at innrætta víðka partin av kjallaranum í hóvbygningin á landsjúkrahúsinum til parkering goymslu reingerð umframt vegleiðing í hóvbygninginum sambært tí uppskotinum til verðslagslógi verða útreiðslurnar mettar til seksogfjøruti komma tvær milliónir hendan upphæddin verður eykajáttanaruppskotinum lekka við einar komma trimum millión til prosjektering sum vórðu brúktar í fjør og við trimum komma fimm milliónum til viðlíkahald sum longu er innroknað í játtanina fyri tjúgu tveyogtjúgu nú arbeiðir við hábygninginin væntandi kann gerast liðugt í ár verða eisini biðið um at leggja tær tíggju milliónir krónurnar sum játtanin varð lækkað við løgtinginum afturat í ár soleiðis at samlaða umbønin frá um eykajáttan verður áljóðandi einoghálvtrýss komma fýra milliónir undir nevndarviðgerðini av uppskotinum til verklagslóg í løgtingsmáli nummar áttaogfýrs gjørdist heilsumálaráðnum greitt at landsverk hevði fingið skeiva ráðgeving frá sínum uttanhýsis ráðgevari ráðgevingin hevur tikið støði í at bert ein goymsla var neyðug ein sokallað rein goymsla men neyðugt er í veruleikanm við tveimum sepparatum goymslum einari reinari og einari sterilari hetta hevur eisini við sær at lyftan skal vera tvíbýtt tí varð nýtt uppskot til verklagslóg í løgtingsmál nummar hundrað og áttaogtretivu lagt fram um t innrætta víðkaða partin av kjallaranum í hábygninginum á landssjúkrahúsinum til parkering goymslu reingerð umframt eit goymslutorn og vegleiðing í hábygninginum og er meir kostnaðurin í tí uppskotinum til verðklagslóg tjúgu komma átta milliónir krónur samanborið við ta upprunaliga uppskotið ein samdnevnd hevur í álitinum til løgtingsmál nummar hundrað og áttaogtretivu sum er tann nýggja verklagslógin víst at hon heldur tað vera átaluvert at tíliggja feilur yvirhøvur koma fyri so seint í fyrireikingunum samanumtikið er nevndin av teirri áskoðan at tíðin er ikki at steðga á nú fyri at endurskoða samlaði verkætlanina nú snýr tað seg um at fáa bygningin lidnan so at gagn kann fáast burturúr hesi risa íløgu eitt timaut nú vildi skapt eina óvissu um nú bygningurin kann takast í nýtslu og hægst sannlíkt eisini dýrka verkætlanina óneyðugt játtanarligi tørvurin er nú fimmogtjúgu komma seks milliónir krónur hægri enn fyrilikjandi uppskot til eykajáttan tí sambært heilsumálaráðnum var tað av misgávunum komið at standa í eykajáttanar umbønini at játtanarligi tørvurin í sambandi við løgtingsmál nummar áttaogfýrs var einogfjøruti milliónir tann veruligi tørvurin var seksogfjøruti komma tvær milliónir sostatt restaðu longu tá fýra komma átta milliónir í í umbønini um eykajáttan og nú durkar verkætlanin harumframt tjúgu komma átta milliónir meirilutin mælir til tí í broytingaruppskoti til at hækka játtanina við fimmogtjúgu komma seks milliónir krónur á paragraf tólv almannamál verður biðið um fjúrtan komma tríggjar milliónir krónur á játtanini til barnaverndarstovnar og trivnaðartænastur verður biðið um ávíkarvirkn seks hundrað túsund og sjey komma tvær milliónir vegna eyka útreiðslur í samband við koron soleiðis at neyðugt ikki verður at gera tillagingar í virkseminum hjá stovnunum komið eg fram til hesa upphædd við støði í at almannaverkið hevur skrásett allar tímar sum eru komnir orsakað av koronu og framskrivingin er gjørd fyri seinni helvt av februar og mars á játtanini til trivnaðartænastur verður harumframt biðið um fimm hundrað túsund krónur vegna hækking í oljuprísum og til seks milliónir til einstaklingarfyriskipanir vegna broyttan túrv hetta tekur meirilutin til eftirtektar almannaverkið hevur harumframt alment boðað frá skerjingum í nøkrum trivnaðartænastunm fyri at fáa raksturin til hanga saman skerjingar ið hava beinleiðis ávirkan á tænastuna til borgararnar er hesar tilligar virksemið á verkstøðunum lata umlatingina aftur í fýra vikur heldur enn tríggjar vikur og umlegging um minking av stuðulstænastum meirilutin er avgjørt at játta tríggjar milliónir krónur afturat til trivnaðartænastur við broytingaruppskoti til tess at omanfyrði nevndur tiltøk í øllum førum ikki verða rakt av sparingum hjá almannaverkinum í tann mun almannaverkið ikki fær neyðug starvsfólk til endamálið eigur eykajáttanin ikki at verða brúkt til annað endamál men fella aftur til

meirilutin setur við hesum viðmerkingum fram soljóðandi broytingaruppskot til paragraff trý játtanir samdferðsla strandfaraskipið landsins eykajátan upp á sekstan milliónir krónur uttanríkismentamál fólkaskúlin eykajáttan upp á tríggjar milliónir sernám eykajáttan upp á eina millión heilsumál sjúkrahúsverkið landssjúkrahúsið útbúgving eykajáttan sjeyoghálvfjerðs milliónir almannamál eldri trivnaðartænastur eykajáttan sekstan komma sjey milliónir krónur og í viðmerkingar til broytingarupskotið eru við hesum broytingaruppskoti viður eykajáttan til strandferðsluna hækka við fimm milliónum krónum so slepphaska undan at hækka farmaprísir á suðurleiðinum eykajáttanin til fólkaskúlan hækka vit trimum komma seks milliónum úr minus seks hundrað túsund upp í tríggjar milliónir eykajáttanin til sernám hækka við fýra hundrað túsun krónum eykajáttan til útbúgving av landssjúkrahúsnum hækka við fimmogtjúgu komma seks

og eykajáttan til trivnaðartalas hækka við trimum milliónum krónum sum sleppast kann undan sparingum so í annars viðmerkingar í tekstunum omanfyri til broytingaruppskoti við hesum broytingaruppskoti veksur r l ú eitt halli í uppskotinum úr einogtrýss komma trimum upp í áttaoghálvfems komma níggju milliónir krónur við hesum viðmerkingum
og broytingaruppskotið tekur eiriundirvummálinum hon mælir løgtingin til at samtykkið uppskotið og formaðurin vil líka hava eina viðmerking afturat tað er tað tá ið tað er uppskotið bleiv lagt fram og undirskriva tað var beint áðrenn freist tá var páll á reynatúgvi sum er limur í fíggjarnevndini ikki kunnaður um málið og tað haldi eg er viktugt at fáa fram at tað er fakta ja nú haldi egt vit fáa at takka fyri ja nú fimm minuttir afimmog ein hálvur minuttir er lagdur eyka afturat ja
og tað koma nógvar viðmerkingar so formaðurin fær høvi at leggja itt sindur afturat rósa samuelsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg fari fyrst at takka erhard joensen fyri at hann hev loftað teimum sparingnum sum almannaverki meldað út skuldu gerast innan fyri trivnatænastuna og tað undrar meg at mann ikki biðin um eykajáttan til tey tingini tí at tá ið pengarnir vórðu skornir av fíggjarlógini í desemburmánað tá bleiv sagt at tað skuldi ikki á nakrastesta máta ávirka nakrar brúkarar um so er at ein skerjing varð gjørd kann erhard joensen útjúpa sindur nærri hvat ið ætlanin var hjá og hví ein sparing vlaið gjørd á
komman á trivnaðartænastunum tá til fíggjarlond
tí hundrað og fjøruti takk fyri frá forkoma tað var soleiðis at tá ið fíggjarlógin bleiv gjørd tá í desemburmánað tá var luft inni í systeminum hjá almannaverkinum upp á seks milliónir krónur tað var nakað sum var ætlað til nakað framtíðarvirksemi millum annað varð varð ætlað at seta ein stovn ella keypa eitt hús suðuri á tvøroyri men í heila tikið so varð luftin í systeminum og tí valdi mann at taka tær seks milliónir krónur burturúr soleiðis at tað skuldi ikki ávirka verandi virksemi hjá almannaverkinum tað sum nú er hent er at tað verður brúkt frá almannaverkinum at tær seks milliónirnar sum mann biður um í eykarættan eru til nýtt virksemi tað eru fýra fýra einstaklinga fyriskipanir sum hann hevur biði um pengar til men samstundis hevur mann skert verandi virksemi og tað var ikki meiningin tí tað
vóru pengar á fíggjarlógini játtaðir til verandi
virksemi síðani er tað edva jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna akkurát át har sum eg fegnist almikið um ati fíformaðurin og fíggjarnevndin hevur meirilutin hevur hækkað tær tríggjar milliónirnar tí at akkurát sum erhard erhard joensen er inni á og tað var jú tað sum eg ætlaði at spyrja um spurdi rósa samvelsen um tað sama eg bleiv rætt mann bleiv rættiliga kløkkur og faktiskt skelkar av teimum tíðindunum sum komu runt í allar miðlar og og mann sigur á øllum neti um tað at skerjingin sum var á fíggjarinum gjørdi tað at mann mátti inn at skerja hesar tænastura tí at tá i mann lesur álitið so var tað til framtíðar óvæntaðar nýggjar nýggjar tænastur sum kundi koma og tað skilt eg var í hesin her pá seks milliónir og annað var oljaso so so tað er gott man fekk uppklára ítí og tað hasar tríggjar milliónir núr gera tað at mann kann fáa afturtikið tað tað ljóðaði
var bara sum tað var vegna sparingar herfrá so tað er gott at mann fær
rætt inn uppá tað takk fyri takk er at joensen gjørt væl ja takk fyri frá fólkuna og takk fyri viðmerkingina eta jakobsen og eg haldi at tað er virkuliga keðiligt at almannarverkið kemur og meldar út at vegna sparingar sum vórðu gjørdar á fíggjarlógini í tjúgu og tveyogtjúgu sum jú var luft í systeminum at tað verður brúkt sum grundgeving fyri at mann nú skal seta sparingar í verk hjá teimum sum eru ringasfyri millum annað stuðulssænastu og virksemið á verkstovum tað haldi eg ikki er í ordan tað er ikki ordan at mann brúkar sovorðnar millar fyri at
hasa politisku skipanina og eg haldi at tað er átal
átaluvert takk fyri pállreynatúgvu ein viðmerking ger sovæl ja takk fyri forkvinnan og takk til formannin og fíggjarnevndini fyri at taka eitt sindur í egnan marm í sambandi við viðgerðina av hesum málinum tí eg haldi tey flestu sum kenna meg tey vita tað at eg plagi at møta upp á teimum fundum sum eru og eg plagi eisini at rímiliga skjótt at kunna skriva tey álit sum skuldu skrivast so tað er gott at at at formaðurní fíggjarnevndini rættaði tað tá ið tað stendur í álitinum at eg skuldi taka støð í tingsalinum er tað er fyrigivið teg farið afturum vit vit líkjast ikki so øgiliga

so tað var ikkitann stóra burturtakkfyriardjoensen gersvæja takk fyri frú forkvina ja pállareynatúgvu var varð ikki til staðar tað kvøldið tá ið alt skuldi inn í síðstu løtu tríggjar minuttir í tólv tá hoyru álitini lisin upp ella framlíkt men páll hevði verið við pollareynatúgvu hev hevði verið við til alla viðgerðina í í fíggjarnevndini og har varð tað klárt at pállareynatúgvu var samdur í tí allarmesta sum var viðvíkjandi teimum umbønum sum vóru komnar men næstu ferðinar so skulu okur syrgja fyri at álitini eru klár í góðari tíð soleiðis at øll hava
møguleika til at hyggja at ígjøgnum og
koman við egnum viðmerkingum áðrenntað verður framlagt takk fyri espet mersetis gunlestóttur ger sovælja takk fyri frú forkvinna eri í ein av teimum sum fegnist stórliga um at almannaverkið ella trivnaðartænasturnar fáa hesa upphædd hesar milliónar afturat vit minnast øll til at tað bleiv spart í fíggjarnevndini áðrenn jól og tað var tað sum formaðurin fíggjarnevndin sigur at hesar pengarnir vóru roknaðir til tá tá ið fólk komu fyri eina vanlukku ella tað varð fingið blóðpropp ella heilabløð at so var mann noyddur til at seta pengar inn áinmans skipanin fyri tað mesta og mann veit at tað fer at koma sosnógv um árið og tað er tað sum mann ger upp við nú at longu nú sum eg skilji eri fýra eymansskipanina ella komin inn og tí er mann noyddur til at seta pengar inn har hetta við at spara hjá teimum sum hava treingja mest til tað í mínari ver líkist tað svartasta ongum so eg eri g glað fyri
á pengar settur
til erard joensen gerstakk fyri frú forkvina tað er júst sum elsibet mersedes gunnlaksdóttur sigur at pengarnir sum blivu spardir tað vórðu ætlaðir til framtíðar virksemið og tað var tíma at tóktar av tí at mann visti ikki um nakað fór at koma og løgtingið hevur altíð verið soleiðis at vist at koma einstaklka fyriskipanir sum eru eru hvar tað er neyðugt at játta pengar so játta mann tærpengarnar og tað ger mann so eisini við hesum her men tað er átaluvert sum sum fleiri hava sagt at aðtann sparingin sum sum bleiv gjørd í á í í í í fígjarnevndini tá frammanundan jólum at hon blívur brúkt at niðurliga tað verandi virksemið tí tað var ongantíð meiningin tí har vóru pengar til tað og tað er ikki í ordan frá
almannaverksins síði tað metir í hvussu er fíggjarnevndin takk fyri takk síðan er tað ruttvang sum fær orðið
ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg havi eina stutta viðmerking ølesi tað su eg hav skrivað sum mín viðmerking tað er eg einsamøll sum er tí minnilutanum ruttvang tekur undir við broytingaruppskotinum hjá meirilutanum men kann tó ikki taka undir við at hækka raksturin hjá strandførsluni svarandi til ætlaðu hækkaðu farmaprísirnar sum nú verða sleptir minnilutin er harðliga ímóti ferðslupakkanum soleiðis sum mann nú liggur á borðinum har øll fígging er slept meðan hilduð verður fast við átøkini sum kostað onnur fígging eigur at verða funnin ella eigur allin pakkin at verða sleptur víst verður annars tekstin hjá minnilutanum í álitinum til løgtingsmáli nummar fimmogfjøruti og tað skal so sigast ati løgtingsmáli nummar fimmogfjøruti er ikki lagt fram enn men tað bleiv viðgjørt samtíðis í fíggjarnevndini nú kanska hetta ljóðar sum at eg tóku undir við tí upprunaliga samferðslupakkanum og tað gjørdi eg prinsippinum ikki men hann javnvigaði onkursvegna á pappírinum í øllum førum onkur var eitt sindur ivasamur um tølini fóru at halda sum hann hevði sett upp í samferðslupakkanum men á pappírinum javnvegan hann hevði líkasum ein útreiðslupart og ein inntøkupart so tað haldi eg tað tað er ókey at samgongan fremur raðfestingar upp á handan mátan tað sum so er hent tað er tað mann hevur pilkað fíggingina burturúr og tað sum mann grundgevur við tað er tað at nú eru oljuprísirnir hækkaðir so nógv lutvíst gevur tað ikki meining nú at fara at leggja avgjøld omaná oljuna við tí eri eg púra samd og lutvíst verður grundgevið við at landskassin fær so nógvar inntøkur av mvg og punktgjøldum og øðrum tí at oljuprísurin er hækkaður tað er rætt men mann kann ikki mann kann ikki í verkseta eina varandi útreiðslu við einari fyribils inntøku oljuprísurin kann lækka aftur í næsta mánað tað vóna vit faktiskt so er tann inntøkan vekk hjá landsstýrinum ná hjá landskassanum sum manpasera hesa útreiðsluna uppá og uppá sigt vissu oljuprísurin fara at liggja øgiliga høgur so era fyri tað fyrsta sannlíkt at mann kanska fer at tilaga avgjøldina upp á olju og at fólk fara at keypa minni av øðrum tingum tí at tað er jú ikki óavmarka hvussu nógv pengar ið fólk hava tað vil siga at tað fer at koma minni inn av mveg á øðrum økjum so eg haldi at hetta hongur ikki saman og nú ar tað nokk so áhugavert at onkur hevur gjørt eina veljarakanning ella veljarakanning eina ja eina kanning hvat ið fólk halda um samferðslupakkan og hetta her við at koyra ókeypis og tað vís seg hálvfems prosent av føroyingum halda tað eitt vánaligt hugskot at avtaka gjøldini í í tunlinum og tá hevurmann ikki ein gong hildið seg til at tað tað ikki kemur nøkur fígging í staðin fyri annars taki egun

eyka játtanini sum heild takk fyri a lakk klkin poul san ger so væl ja fyri forsína nú bara røðarum fram ella víski av hesari veljakanningina sum sigur at hálvfems prosent av føroyingum halda at brúkaragjaldið er ein góð loysn og vissi brúkaragjaldið er verðurin fram so havi hug at spyrjar røðarin hvar aðrastaðni oghvur innførir hefti her soleiðis at alt vegðkervið í føroyum verður líka hildið væl vissi vissi hetta er tað sum hann vil tí a so so er eitt
tey vóru upplagt at mann tók aðrar
brýr og tunnar við í hendan loysnin takk fyri faktiskt er tað ein leiðstur sum framsókn oftani hevur umreitt innanflokka so vissu stefan klein hevur at boða upp á hvussu tað kundi verið gjørt so eru vit so avgjørt opin fyri tí møguleikanum og annars hetta her við veljarakanningum nú skal mann kanska vera eitt sindur varðin við við at stýra eftir tí ein onnur veljarakanning var at tað var bara fimtan prosent sum vóru ímóti vakmyndatólum so so tað tað skal mann eitt sindur ansa sær eftir at mann púra stýrir eftir veljarakanningum tað skulu helst vera solei soða at mann ikki lat seg ávirka
púrasta ella av tí hvat ið fólk halda takk fyri tann næsti at røða verður pollareynatúgvu
áður sagt so so er tað ikki so øgiliga nógv haldi eð sum skilirstøðusamgongu í samband við hesa eykajáttanarlógina tað sum kanska undrar mest er tað at mann at tað er neyðugt at koma í tingi við eina eykajáttanarlóg so tíðliga árunum við so stórum tøluma tá fær mann eisini mann hevur skálkið bakað oyra so so fær mann eisini ta kensluna av at at eg kannaður vera ein spurningur um um um undirprosjektering í tí fíggjarkarmi sum er er samtyktur av løgtinginum ella sum samgongan hevur samtykt í fjørhestin tá ið tað eru so stór tøl sum hettar her og serliga haldi at tað er týðiligt at útreiðslurnar til landssjúkrahúsið eru undirprisekteraðar kanska til ætlað í einum royndi at fáa eitt eitt eitt fíggjarlógaruppskot sumsum sum vísti avlop og og hesi tølini vísa eisini greitt at ella undirbyggja tann pástandin sum andstøðan hevði at tað var nakað av kreativari bókføring í í fíggjarlógaruppskotinum tí hava vit eisini eina eykajáttan sum hevur so mikið stór tøl sum hendan hevur nú htá tað er sagt so haldi eg tað eri tað er bæði gott og minni gott at mann nú hevur fingið játtað pengar tiltil almannaverkið tí tað at senda hesi skiftandi boðini út til skipanina sum varar av teimum borgarunum sum skulu hava tær tænastur sum tey nú einams skuldu hava tað skapar eina ómetaliga stóra órógv og vesum skipanin reagerar rætt upp á boð frá landsstýrismannunum í mun til at at at skerja tænastuna ella tænastustøðið visti tað vesti boðini hevu skilt á tann hátt og mann byrjar at fyrireika stovnarnar til tað so fær set tú eitt heilt apparat í gongd sum sum byrjar at at at fyrireika humm hvussu vit skulu sleppa burtur úr hesum her á áfragasta máta fyri síðani aftur at at avblása allar alarmarar og siga et veitska hvat nú fáa tit pengarnar allíkavæl eg haldi yvirskipað er tað ein øgiliga vánaligur máti at stýra fíggjarliga uppá antin gevur tú tær játtanir sum sum summan ú einaferð heldur eru tað røttu sum svara ltað tænastustøðið sum er galdandi ella ger tú tað mótsattar at tú fer inn og siga vaskal t vit hava vit hava tørv á at fáa gjørt nakrar eftirmetingar ella rationaliseringar ber t ikki til at fáa skrúvað vaktarskipanirnar tímatalurnar eitt sindur øðrvísi ella kanska skerja tilboðini vistu tað sum mann ætlar tað at senda skiftandi boð út har sum úhvørt sigur at nú mugu tit halda aftur fyri síðani siga nei nú kunni eg gott brúka pengarnar allíka tað er einki sum er minni uppalandi og í veruleikanum órógvandi fyri eina skipan fyri en ina almenna skipan enn júst tað so eg haldi at tá eigur mann at vera meir tilvitaðir frá landsstýrissins síðu at ætlar mann at gera nakrar tillagingar tær kunnu vera skilagóðar viðhvørt og allar skipanir hava hesin tørv á at verða eftirmettar at vita um at brúka pengar nóg væl og brúka teir pengarnir óvrationell men men at senda skiftandi boða út har sum tú sigur nú mugu tit nú mugu tit hyggja veruliga eftir hesum her fyrri síðan at siga afur neir nú fáa pengarnir allíkavæl tað er ein vánaligur fyrisitingarsigur eftir eftir mínum tykkim men eg samla eri eg glaður um at mann hevur funnið semju um at fáa hækka játtanina til serliga til almannamál og eri eisini ómetaliga glaður um at at vit fáa eitteitt nýttella ein ein nýggjan bygning á landssjúkrahúsinum sum sum kemur at vera liðugur innan fyri hvussur eitt ár ella okkurtsevorigt sjálvt um tað hava verið nógvir snávíngarsteinar á leiðin so verður tað uttan iva ein verkætlan sum tann samlaða politiska skipan bæði samgongu og andstøðu kunnu vera ómetaliga glað og og og kanska eisini eitt sindur errin av at hað va fingið framtíð í okara landi so tað tað er eitt eitt gott stig sjálvt um um tað hevur havtsínar avbjóðingar á eg ldi eg fari eisini at líta høvi at takka landstýrismannum í fíggjarmálum fyri at hava verið til at samráðast við í sambandi við spurninginum um at fáa dalstunnilin í gongd aftur eg veit væl at tað tað eur so merkt eina beinleiðis umraðfesting í sandoynni har sum har sum sandslíð er er er seinkað tað arbeiðið í sandstøvið verður seinkað nakað men tað góða er at haldi at mann fær gongd á dalstunlinum aftur og nú skuldu eg hvussur verið ruddað slóg fyri at at mann kann fáa tað til eina samanhangandi bygging vistu vit klára at finna semju um ta neyðugu játtanina í samband við fíggjarlógarfíggjarlógaruppskotið fyri tvey túsund og trýogtjúgu tí tað er einki ivast í at tað besta er visti mann fær arbeiði at vera kontirnuveruligt og at ikki steðgaur uppi á heilinu um mann skal so rigga av og rigga til aftur tað kostar eisini pengar so tað er hvussur mín vón at ógvuliga fegin um at vit eru komin har til at d ella tað kemur gongd á aftur dalstunnilin nú og vónandi kunnu so fáa semju um at gera tann síðsta triðingin í árunum sum kemur og harvið eisini harvið eisini varðveita møguleikan við hesum leistunum har vit fáa tær smærru tunlarnar fullførdar tað hugsi eg serliga til tjørnuvíkar og gjáar upp á sygd so altíð alt eru vit ikki so ósamd tíbetur tað er ein spurningur um hvussu mann stjórnar við teimum pengum sum mann hevur og og samanumtikið
er feilurin sum hendi í fíggjarnevndini ikki so nógv at eg ikki kann
taka undir við hesum uppskotinum takk fyri takk viðmerking frá rósu samuelsen gjørt so væl takk fyri frá fólkum av er samd við pállarinatúku tað er ein óskikkur vil eg kalla tað at mann koyrir eina sjokkbilggi út sum hevur so ógvusliga avleiðingar fyri borgarin árini mann kemur inn til politisku skipanina og sigur at tað er hetta er hetta er alarmklokkurnar fara allar at blinka nú at mann lofta teimum avleiðingum sum tað er at vit skulu gera nakað sparingar men sum eg havi skilt so hevur ongantíð ætlanin hjá fíggjarnevndini at tað skulu gerast nakað sparingar men tað mær buffar sum skal takast vekk men tað er einki ivast í at tað má ikki koma fyri at fólk skulu órógvast meira enn neyðugt tí at tað eru fólk sum í dagligt eru í kreppu og tey hava ikki brúk fyri at fáa eina sovorðna lemjandi
kreppin man yvir
einaferð afturat tí tey skulu jú eisini loftastállareynatigu ger sovælja takk fyri forkvina takk til rósa samuelsen fyri viðmerkingina ja sjálvandi er tað er tað øgiliga órógvandi tá ið mann fær sum rósa samulsen málberse sjókvbylgjur sendandi út í skipanina og um so er ati at at fíggjarnevndin undir skeivum fortreytin hevur hevur broytt játtanina í sambandi við fíggjarlógaruppskotið í fjør so átti í hvussur haldið avvarandi landsstýrismaðurin nú veit mann hevur skift landsstýrisfólk í millumlitjaranum tíðari so áttu avvarandi landsstýrisfólk í hvussur at tryggja sær at tey boðini sum ráðið hjá viðkomandi og stovnarnir undir viðkomandi hevur fingið eru røtt tí tað muuikva soleiðis at at at stovnarnir byrja at fyrireika seg upp á ein ein øðrvísi fíggjarligan gerandisdag enn enn

tá ið tá ið tingið sent eina játta út takk fyri erhard joensen gersovæltakk fyri frú forkvinna ja øtvey tvey viðurskiftir fyrstijáttanin til almannaverkið sum sum eru sera sera skuffaður av av at almannaverkið fór út upp á handan mátan og og tað vísir at okur undir skeivum fortreytum tóku tær seks milliónir krónurnar av sum var ein buffari í systeminum tá tú hevur ein buffar á systeminum so skalt tú ikki kunna taka og skerja verandi virksemi tað tað liggur í tað sigur eg sjálvt menhitt tað er dalstunnilin eg eri øgiliga fegin um at danstunnilin at tað kemur gongd u aftur at pengar eru til ári í ár og at hann kanska kann verða komin ígjøgnum longu næsta ár vissi okur geva játtan til tað eg haldi tað er sera sera positivt
tað ei tað trúgvi vit dalsfórt er
dalbingar verða sera glaðir fyri tær takk fyri tá ið leynur tykkir so væl ja takk fyri fólkuna og takk til erhard joensen fyri viðmerkingina ja eg haldi sum heild at at tað er eitt gott felagstig fyri allar politiskir skipanirnar at fáa gongd aftur á dalstunnilin tað hevur verið ómetaliga tungt fyri dalbingar at at skula staðfesta mann hevði gjørt ein triðing av tunnilum sum koma ikki víðari so tað er tað er rætt at fullføra tær verkætlanina sum mann setir í gongd tað er tað sama galdandi fyri landsstýrið og siga steðga á nú tá ið mann er nærum liðug tey verða tey verða tey verða býttheit eftir mínum tykki til almannavarsøguliga siga tað at tað er øgiliga týdningarmikið at at boðskapirnir koma greitt út og tað kundi kanska verið ein læra til framtíðar landsstýrisfólk at kommunikatiónin ikki á nakran hátt er til at at misskilja tí tað er forferdiliga keðiligt at fíggjarnevndin undir skeivum forstretum tekur støður til upphæddir sum koma at gera størri skaða enn enn mann ætlar
a tað er øgiliga týdningarmikið at tað neyðugu álitið og samskiftið
kemmillum partanar takk fyri k tann næsta røða verður edva jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna nú havi vit longu viðgjørt tei eina góða løtu men tað er nakrar broytingar sum eru rættiliga góðar halda ti innan fyri landssjúkrahúsið má farið gjørt tað arbeiðið liðugt so tað kemur at standa í í hálvum gekki men tað sum eg eg má siga bleiv rættiliga og tað hevur eisini verið umtaluevni í dag eg bleiv rættiliga kløkt tá ið eg hoyrdi tíðindini um at tær skerjingarnar sum skuldu vera á á almannaverkinum og mann bleiv ikki sørt undraður yvir at tað ikki var komið nøkur fyrispurningur inn í systemið ta politiska systemið um akkurát hetta her og tí eri eg rættiliga fegin um at tríggjar milliónir eru koyrdar upp á akkurát tili tillaga virksemið á verkstøðum og tað at lata umlating aftur fýra vikur at tað skuldi leingjast staðin fyritar vanliga tríggjar at tað skulu vera ein viku afturat og umlegging um minking av stuðulstænastuni hetta er hetta er so ófatiliga týdningarmikla tænastur bæði fyri tey sum fáa tænasturnar og allar tær familju teir familjurnar tey avvarandi sum eru rundanum at liva í í einari óvissu og og tað kemur út í alt net í landinum allar reaktiónir upp á allir miðlar taka hettar upp og vit standa fullstendiliga á síðulinnjuni og skilja ikki ordiliga hvat tað t gongur út uppá tí at tær seks milliónirnar tað bleiv nógv snakkað um tær tá í desemburmánað ella tá ið ið tann tað kom fram tað álitið og tað bleiv enntá sagt í álitinum at tað var til framtíðar útreiðslur sum kundu uppstanda framtíðarting sum ikki vvarð breddaðnum nú tað var ikki til núverandi tænastur og nú kemur eykajáttan inn upá seks milliónir millum annað og so eru eisini sjey aðrar í sambandi við olju og annað virksemi tí tað eru tað eru fólk ín systeminum sum eru komin inn nú aftaná áhava brúk fyri hsina her og tað hevur mann sagt ja til og so so blívur tað til tað at grundin til at so so so ramsar mann eini tíggju ymisk ting upp millum annað tað at at mann skal ikki viðlíkahalda bygningar og eg veit ikki hvat tí mann misti nakrar krónur desembirmanna eg haldi bara tað ikki e ferð yvir fyri tí politisku skipanini og aldeilist ikki yvir fyri teimum sum sum ristu í brókunum ot hava brúk fyri øllum hesum tænastum er nakrar álmanverki eg og tí fara mo at málrætta eftir at finna útav hvat røkku tvær milliónir hvar røkka tríggjar milliónir og tað vístu seg at tríggjar milliónir var tað sum vit fingu upplýst tað er tað sum røkkur til at halda hasar skipanin ín taktar og tí eru tríggjar miliónir koyrdar uppá og tað er kanska tí at mann við einum miðvísimanviðvís arbeiði hevur vitað hvat skal til fyri at umlætningin ikki skal steðga longur og trinaðarverkstøðini hetta er tað sum vit fingu svar uppá og nú fær almavert tríggjarmiliónir afturat og og vistu tað skuldu við onnur ting vistandi skuldi veriðstarvsfólk so skal mann kalla tað starvsfólk so kallar mann tað ikki manglandi pengar frá einum meiriluta í í einum í einum samgongu sum hevur verið inni á spart tí so má mann vera illa visti tað er taðat mann brúkt tvær frá milliónir fór nógv í fjør so kallaðu tað tað tað er kalla eint baka fyri an sbaka og ikki koma við einum mlangum lista við sparingum tí man og koyrar tað upp á eina eina lækking í fjør ein lækking sum fór niður á eina milliard om níggju hundrað og átta milliónir eg veit gott at nógv er bundi rættiliga tann nógv størsti partrin er bundin men tað er ein øgiliga øgiliga øgiliga øgiliga stór játtan samlað men tað tað er virkligani at forskrekkja tey sum vóru í skipanini og eg gleðist almikið um at eg komu upp á aftur so so nú nú nú eru pengarnir har visti mann nú sigur at mann fær at sjafta ja so er tað tí mann ikki klárar at at at manna stovnin so mugu pengar bara koma inn aftur okkum tað er ikki ørsini enn tað so so eg haldi sjálvar at visti ikki pengar men tað er fólk so kalla tað tað eg má b siga g bleiv rætti rættiliga skuffað og karvandi org um hettar her tá mann fer út pá handan mátan men pengarnir eru bjargaðir á ás mann sigur á strikuni áðrenn vit fara í summarferiu og tað er tað er tað allarbesta í øllum hesum her tað er tað er tað viktigasta í tí tað mann fær steðga hesum her og so so mátti mann bara lofta teimum tíðinduni sum koma so finna finna ú tav eftirfylgjandi hvat tað tað gekk út uppá so og og eg skilji fosteratiónirnar so ófatiliga væl at tær eru har
men men tær skuldu par ikki koma upp á skeivar fortreytir
takk fyri frú forkvinnutakk fyri viðmerking frá spettmerki skunnlistøtti ger so vælja takk fyri frá forkvinna eg skilji væl eg tvø tí at eg veit at etta brennir fyri hesum økinum og tað er ongantíð verið nøkur loyni at hon verður ein vældigur uppbakning tá mann sær tær sum landsstýrisfólk í almannamálum men hesar milliónar sum blivu spardar eg segði tá var eg statutur landsstýrisfólk og eg fortaldi fyri løgtinginum at hetta er viðs í fólk ella tá ið fólk verða útsett fyri kanska heilabløðing ella blóttøpu ella vanlukku ella hvat tað skal vera og so ritskara mann at tað skulu einmans skipa hannum til og tað kostar í staðin fyri at koma oman løgtingið alla tíðina hvørja ferð tað hendir at biðja um eykajáttan so hevur mann tað har tað var endamál við hesum pengunum og eg eri tað passar eisini sum formaður fíggjarnevndin sigur tað ongantíð verður nakað problem at koma oman her tá ið tá ið tá tá ið mann sigur tá ið neyðin er størst so eg eri fegnist eisini saman
við øllum øðrðum hasi pengarnir komnar á
gjørt væl takk fyri frú forkvinna stóðar samd við spm-sekulleiðsdóttir at tað er gott við einum við einum líka sum einin buffar har tí so er mann ikki noyddur tað kann øvst vera tað at tað uppstendur meðan vit sløkja umlætingina og tað men men nú bleiv tað tikið av um mann spyr um tað og tað fær mann uppá vist tað var hetta her við at at langja umlatningina altso manglandi umlatning til fýra vikur tað trúgvi ikki verður púra ógreitt tá mann fer niðan í biðmissu eyka aftan so skulu mann biðja um tríggjar millum nær umframt og so forklára og og kalla tað tað tað var so so segði mann tað atturat trýggja mála afturat tí at annars tað og tað og tað tað ikki so langt síðani heldur hendan eykaættanin kom niðan so tað er akkurát sum at so fór ikki handan bylgjan ígjøgnum samfelagið av negativiteti sum sum er nóg hart øll sum eru nóg harðsperd í forvegin skulu uppliva hesa heri
óbehagiligu ræðuleikarnir sum sum mann nú fær
far bremsa takk fyri frú forkvinna rósa samuelsen ger sovælt rúforkvinna eg fegnist eisini við edva jacobsen um at vit hava fingið pengarnar uppá aftur og eisini við fingið eina so at sia eina trygd fyri at tað rakar ikki tær borgararnar sum hava fingið boð um at tað skuldi skerjast tí at tað er einki ivast í at fyri tað umikki vit vita tað frá politisku skipanini so vita vit tað frá borgaranum at borgararnir boða frá hvat er sum tað er útsett fyri og tað er ikki menniskjaligt at seta fólk út í eina sovorna støðu sum eru sperd frammanundan vit vita at tað er nógv av teimann hava brúk fyri standa býarlista til at fáa búpláss og vita eisini tað tá ið einaferð búplássini koma so kemur tað eisini økin um raksturin og tí skulu vit passa øgiliga væl uppá at vit ikki taka og pína á tey sum eru avvarðandi meira enn ella vita helda ikki hvussu
kletu ikki pína tey altso tað er øgiliga viktiðt
taka hondn um tann partin ongantíð for nógv edva jacobsen gersuvæfyri frú forkvinna tað sum ofta verður sagt sum eg haldi eisini er púra rætt tað er tað visti tú hevur eina serliga avbjóðing so hevur thann eisini um summarið tað er bara so tað hevur mann hoyrt ofta hoyrt frá fólki sum eru rundanum og eru avvarandi at at tá ið tú hevur serligan tørv so hevur taðn eisini so hevur hann tólv mánaðir hann blívur ikki vekk fyri tað um summarið kemur tann serligi tørvurin og tí er tað enn meir týdningarmikið at mann ikki fer at at siga tað at nei tú plagar at fáa tríggjar vikur altso tú fært vvit broyta attar har so tað ver ikki líka gott sum tað plagdi at vera tað skapar ein ein øgiliga ótryggleika og umlætting er eitt sum mann heldur skuldi fara hini veg og roynt at fingið meira av tí at mann brúkar meir meir tað at fólk kvera longri heimd hjá sær sjálvum tá er tað alalneyðugt við stuðulstænastunum og umlæting og vertið vissi tey trý tingini ikki koyra so verður tað upp aftur tingri hjá fólki at gera eina skipan hvar tey hava tey avarðandi heima ella tey hava brúkararnir heima
so at tað er øgiliga mann skulu umlætis til heldur verið bøtt um
ein ferð fyri hinum takk fyri frá forkvennu takk fyri tann næsta røða er elsbødd mercedes gunnleistøkirkjur so væl ja takk fyri frá forkvennu tað fyrsta eg ætlaði at siga tað er at eg fegnist stórliga stórliga um at dalstunnilin hevur fingið tíggju milliónir afturat tað er øgiliga glaðfyri tí at tey hava virkuliga uppiborið at tey kunnu fáa at halda fram við arbeiðinum og síggja ljósferð framman hinumennin tunnilin so tað er øgiliga glaðfyri men tað sum mann hevur tosað kanska allarmest um her í dag tað eru hesar pengarnar sum mann spardi á jól til hjá almannamálaráðnum og sjálv var eg tá landsstýriskvinna og tí haldi eg at tað er eitt passivt pláss at eg líka kann greiða lýsing frá tí tað var soleiðis nær at tað burdu spardaris av milliónirnar men tær vóru roknaðar til tað vóru roknaðar til frameftir tá ið fólk eg havi ikki ja altso tá ið fólk fingið ein blóðprop heilabløðing ferðsvanlukka ella hvat tað skuldi vera at viðhvørt so er mann noydd við teg við mangla heim her í samfelagnum nú verður so eitt teim opnað um eg veit ikki eitt hálvt ár har á leið til fólk við seinheiliga skaða men sum tað er nú so mangla vit heim og so hevur mann brúkt øgiliga nógv tað at mann hevur ein mans skipanar og tær kosta tað kosta nógv men tær skulu til tí vit tað er so vanligt at vit hava for lítið at bjóða og so valdi mann tað at í staðin fyri at landsstýrisfólkið var noydd til at koma oman í løgtingi at biðja um eina játtan hvørja ferð at ein varð raktur av sjúku heilablýðing ella hvat tað var so gjørdi mann tað at mann hevði eini um hann kalla tað uppbuffarin men mann hevði eina upphædd eina játtan soleiðisnar at tá ið tað hendi javna so hevði mann pengarnar har um mann kundi farið í gongd beinanvegin uttan at koma oman her í løgtingi og at biðja pengar sjálv haldi eg at viss eg skal vera púrasta ærlig so haldi eg tað skeivt at fíggjarnevndin spardi hasar pengarnar í jól eg haldi at tað hevði verið rættast at tey lótu hasa handan peningin standa á ella hasa játtanina tí at vit vita tað viss mann hyggur eftir hagtølum gongur mann so høgt við hagtøl at á hvørjum ári verða so nógv rakt av blóðproppi og heilablýðing og mann veit at hesi fólkini og summi av teimum hava brúk fyri nógvari hjálp og og hevði mann ikki spart tað ella spart eg veit ikki tað tikið tað av so hevði ikki nakað rok verið um hetta her so mann var hvørt fall spard fyri tað so kann mann siga ja ja tað er tað er kanska nú er nú pengan komin á og so so tað fær nei hetta er rakt tey tey sum verða av hetta er rakt familjuna sum er gingið í hesa tíðina og verðið havt tað illa tí at tey síggja fyri sær hvussu frítíðartilboð skulu sparas ella umlætting hetta hetta eru so ræðuliga umkostningar og tí haldi eg at eg vóni at frammeftir fer mann lata hesa játtanina standa á tá ið tað verður umbiðið soleiðis nær helst fólkini sleppa frá at vera stressaði og blíva kedd av tí bæði tey vit snakka ikki um einstaklingar vit snakka um heilar familjur so eg haldi at eg vóni at fíggjarnevndin hevur lært av hesum og og vit vita eisini tað at mann kann kalla tað sparing ella hvat mann kann kalla tað tað veit eg ikki men samstundis sum pengar fór av aðrastaðni sum ikki mást tú koma frá landsstýrinum so eg haldi at og samstundis so eri eg øgiliga fegin um sera fegin um at fíggjarnevndin hevur valt at senda setir seg pengarnar á aftur tað er øgiliga glað fyri og tað fer at koma væl við hjá nógvum fólkum og tey fara at seta prís upp á tað og tey sleppa av við ein veldigan stressfaktor tær eru glað fyri so eg fari eisini at takka fíggjarnevndini formannin erhard joensen fyri at hava viðvirkað tætt eg vænti hann hevur ein stóran leiklut
í at hetta eg kom pát tað ivist ikki eina løtu í takk fyri frú
forkvinna takk fyri ein viðmerking frá rósu samuelsen ger so væl takk fyri frú forkvinna eg eri samdur við elsbet mersetes gunlegsdóttur at at tað var ikki rætt handfari men vit fingu bedýrað og tað bleiv stendur eisini í álitinum at tað er ikki nakað sum skal takast av verandi virksemi og tí undrantað meg øgiliga nógv at allíka verður tað gjørt og tað sum eg blív ómetaliga hørm um tað er tað at eg vil siga fyrst at eg ørliga glað fyri tat mann farast heim til fólk í seinaheilaskaða tí at eg eri ómetaliga hørm um at tað ferð eftir ferð skal tað penslast út tær einstaklingarfyriskipanirnar sum eru tú i skalt minnast til at tað er ein áhoyrari í hinum úti í samfelagnum sum hoyrir og skal hava ringa samvitsku fyri at tað kostar samfelagnum tey eru ikki orsøkin til at tað er komið ta støðuna sum tey e komin í tað er tað bara ta politiska skipan sum kann takka sær sjálvum fyri at mann ikki komin e so langt at mann hava sett hesi her heimini á stovn so at eisini vit skulu eisini vanda okkum lísingurum orðini eisini í

elspett mersetis gunlestóttur ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna eg eri samd við rósu samuelsen í tí at ja attað eri ikki altso at fólk koma illa fyri bleiv man siur heilblingtóp ella ferðsluóhapp ella hvat tað skal vera ati at at ta e kanska sum eg skilji á rósi kanska t fara at føla sínan byrði tí at tað verður sagt at tað kostar fleiri milliónir meni men tað kostar ein sovran skipan hon kostar men tað sum eg eisini segði í røðu míni var at tað r vit skuldu peika inn eftir altso tað eru okkara ábyrgd tí at vit hava bygt forfá heim tað haldi eg at eg legði ikki fingrar ímillum og segði og har í klaksvík verður eitti heim opnað nú um um eitt hálvt ár sum eitur skálagarð og tað eru nemliga akkurát til fólk sum er rakt av hesum slagnum so eg eri eisini ja og so er tað hetta her við verandi virksemi frú forkvinna at tað skul ikki raka verandi virksemi tað er gott at tað stendra pappírinum men ú siga tað at tay ikki fingið hesar pengarnar her altso hvar skulu tey so fara sjálvandi eg haldi etið skeivt at fara at teimum sum hava størstan tørv men tað er tað ber ikki til at spara og so skriva nøkur orð á eitt pappír og so halda
tað at alt ber til bara tí tað er skrivað niður á
pappír so eis hong tað ikki saman takk síðan er tað edva jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna tað bleiv minkað vit síg nú siga tað at buffarin upp á seks milliónir ikki bleiv lækkaður tá og tann skipanin við nýggjum brúkarum kosta seks milliónir so varð buffarin brúktur men tað hjálpir ikki upp á verandi virksemi so sigi mann jamen tað var kanska for nógv brúkt síðsá ela okkurt áritta men visti tað var tað at vit siga at buffarin var har so hevði so hevði eg virkuligani roknað við at mann so komu baða um tríggjar milliónir fyri ikki at skula spara upp á verandi virksemi ella vildi gjørt okkurt við tað tí at nú var tað seks miliónir pluss hatta har so hevi tað við tríggjar mann mátti biðja um pluss olju og sovorði tí undrar tað meg óðansæð um hatta kom nú at hitt ikki kom afturat tí tá ið mann kemur innan við eykajáttan tá veit mann at vðcg bara a fái hesa

elspet mersetis gunlestóttur ger suvæja takk fyri frú forkvinna øhtað er biðið um ein eykajáttan upp á tvey syffra milliónabløð til almannamálaráðið og tað skal síggjast ljósini av millum annað at oljuprísurin er hækkaður og so víðari so víðari og tað eru fyri tað mesta so kemur mann niðan her tvær fyri um árið og biðið marum eykajáttan tá hevur mann justerað og funnið av tí at mann hevur brúk fyri fleiri pengum og eg kann hvussu er fortelja her at tað eru øgiliga nógvar diskussiónir og tað er man sigur tað er ikki at paupprunaliga beløpuni koma rott niðan her tá ið bilopið kemur niðan her so haldi eg t tað er absolutt kaska mann siga taðn minsta mann kann fáa í játtan og tað ivist í onga løtu í við hesum her eisini meni eg haldi ati
rætta segði verið at mann ikki fór og tók hesa játtan av

øll hesunhertakkfyritakk fyri frú forkvinna øfakta er tað at um tær seks milliónirnar ikki vórðutiknar av so varð ein eykajáttan nú upp á tríggjar milliónir til verandi virksemi tað er fakta tær seks milliónirar sum biru tiknar av tað verður biðið um tær seks milliónirnar nú til einstaklingar fyriskipanir tað hevur fíggjarnevndin játtan men so biður mann út yvir tað um seks milliónir mann hevur so valt at siga ókey mann tekur tríggjar av teimum seks og leggur inn aftur aftur fyri at tryggja sær at nemliga trivnaðartænasturnar ikki skulu skerjast men fakta er tað at mann hevur fingið akkurát tað mann vil og mann hevur biðið faktisk um seks afturat av teimum seks er ma fingið tríggjar
tað er takk fyri elsbet mersetis gunnesdóttur gersuvælja eg vil siga at teir allar tær milliónar eru væl farnar tí ati hetta er akkurát tað eg havi altíð eg havi sagt tað so ofta her beint eg haldi alt løgtingið er heilt fantastiskt tá tað kemur til tað sosiala økið har standa vit eg haldi eg veit ikk um nakrantíð vit ikki øll staðið saman um tey málini sum hava verið innan fyri tað sosiala økið øh og og tá haldi eg eisini vit kunnu siga at taka tað við at eg tað er nokk ongantíð játtað so nógvir peningur til tað sosiala økið sum nú hesi seinastu tvey árini ella meðan tað borgarliga samgongan siti so er tað nakað vit hava víst í verki so er tað eisini at tey sum hava skerdan førleika ella tey sum hava serligar avbjóðingar at vit hava raðfest tað
tað ere glað fyri og eri sera glað fyri
ats peningurin kom upp á aftur takk fyri síðani er tað frimund rasmussen ger sovæja takk fyri frú forkvina ja vit gleðast øll um atpengarnir verða játtaðir nú soleiðsinar at at umlatingin kann fara tríggjar vikur aftur staði fyri tar hóttanirnar sum vórðu frammi um at teir fara upp á fýra vikur í frí men eg haldi sjálvur tað at vit mugu politiska skipanin mugu fara longur niður vit eiga at seta okkum um mál at tær tríggjar vikurnar í feriu fara niður á tvær vikur tvær vikur í í feriu staðin fyri tað at nú verður umlættingið koyrd tríggjar vferiu um árið eg haldi tey sum hava serligan tørv tey hava alt árið tey slepp eg undan í og tað er strævið hjá fólki at fáa tungar brúkarar heim til sín at passa tey fólkini skulu lata upp tey sleppusku at lata upp tí at tí at tey skulu passa síni egnu so at so ateg haldi tað e
el ta gott at rúgva æt at
ja takk fyri fyri forkvinna tað er tað sum sum sum sum er øgiliga viktigt at fáa við her at tá ið vit tosa um fólk við kanska børn ella ella ung ella kvata skal vera so við serligum avbjóðingum so tosa vit ikki um einkilpersónur vit tosa um heilar familjur vit tosa um tey sum vara av altso prvímyndi tykkum at knappliga ein dag síggi makið eru makin ikki fullførir meir hvussu hartið er fyri henda makan og familjuna so so er tað nakað vit skulu seta inn upp á so er tað akkurát hetta økið og eg skilji væl sjónarmið ella tað sum frymit rasmussen sigur og er púrasta púrasta samtíðin og har skulu vit har eiga vit eisini at seta inn og vista forsetir sum tað hevur gjørt við
h hesari samgongu eg ivist í onga løtu í at tað fer eisini at bera til takk fyri takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og løgtingsmál hundrað og tveyogtretivu uppskot til eykajátanarløgtingslóg fyri mars tveyogtjúgu fer nú til atkvøðugreislina ja og tað er soleiðis at tað er eitt broytingaruppskot í hesum er uppskotinum vit fara fyrsta at atkvøða um broytingaruppskotið sum er frá meirilutanum í nevndini tað er erhard joensen jakud mikkelsen billjustinussen kristin mikkelsen og aksel ve johannesen sum hava lagt tað broytingaruppskotið fram vit atkvøða nú í um hetta broytingaruppskotger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er til broytingaruppskotið er einmælt samtykt tretivu atkvonu fyri so skulu vit atkvøða um málið soleiðis broytt ger so vælja so vórðu vit liðug at atkvøða málið samtykt við tretivu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara so víðari í skránni og koma nú til løgtingsmál aðru viðgerð av løgtismál numar hundrað og seksogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um avmarkandi tiltøk í samband við atgerðir móti ukrainaso skulu vit spyrja hvør biður um orðið tað verður fyrst biljustinussen sum fær orðið
ja bara byrja við at siga tað at við se onkur iva undrast yvir at landsstýrismaðurin ikki er á fundi í dag so er tað tí at hann er í ferðaørindum uttanlands og meðan løgmaður er til staðar so ehaldi at tað skuldi verið gott meirilutin

sum sum er skrivað í uttanlandsnevndini í hesum málinum landsstýrismaðurin í uttanríkismentamálum jenisarana hevur lagt málið fram fimta apríl í ár og eftir fyrstu viðgerð einogtjúgunda apríl er tað beint í uttanlandsnevndina

nevndin hevur viðgjørt málið á fundi sjeyogtjúgunda apríl og annan mai undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri føroya arbeiðsgevarafelag føroya reiðarafelag føroya havbúnaðarfelag felagið peningastovnar far og eygensi varðan pilagikk pilagus kommunufelagið samtak búskaparráðið smyrilein kargu hagstovuna landsstýrismannin í fiskivinnumálum árna skoli landsstýrismannin í uttanríkismálum jens a rana og løgmann bár á stei nielsen undir viðgerðini so hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin tað er tað eru eg og jakub vestergaard frymut rasmussen jaspur langaard og elspet mersedis gunnlagsdóttur vit hava hesar viðmerkingar vit vísa á at heimildirnar hjá landsstýrismanninum at áseta nærri reglur um at seta í gildi tiltøk eru við støði í avmarkandi tiltøkum sum eru samtykt í millumtjóða felagsskapum ella sum hava breiðað millumtjóða undirtøkum sostatt er høvuðsfortreytin fyri heimildum landsstýrismansins tiltøk sum vesturheimurin stendur samanum endamálið við at lond saman seta tiltøk í verk er at fyribyrgja at tað virksemi sum verið rakt skal kunna flytast til onnur lond sum ikki eru við í tiltøkunum tí tá hava tiltøkini ikki ta ætlaðu styrkina og raka ikki so sum ætlanin er tí hava vit frá byrjan verið samd um at føroyar eiga at fylgja tiltøkunum hjá vesturheiminum es hevur sett tiltøk í verk men hevur samstundis nøkur undantøk fyri sínum tiltøkum hesi undantøk eru komin tí lond í es vilja í minst møguligan mun raka vanliga borgaran í es og russlandi eingi ítøkilig tiltøk verða sett í verk við hesi lóg talan er um eina heimildarlóg sum gevur landsstýrismanninum heimild at seta tiltøk í verk um tað verður aktuelt tá og um tiltøk verða sett í verk sum hava stóran týdning fyri føroyska samfelagið ráðførir landsstýrismaðurin seg við uttanlandsnevndina á tann hátt verða møgulig tiltøk kjølfest í politisku skipanini havandi í huga aldargamla fiskiváusamstarvið við russland heldur meirilutin at serstøk løgtingslóg skal samtykkjast um landsstýrismaðurin ætlar at seta tiltøk í verk sum kunnu hava ávirkan á fiskiveðuavtaluna bæði tí at landsstýrismaðurin á tann hátt ikki skal standa einsamallur í so týðandi avgerð og fyri at øll politiska skipanin kann taka støðu seinastu árini hevur russland verið ein høvuðsmarknaður fyri føroyskar fiskavørur meirilutin heldur at tiltøk sum kunnu hava avmarkandi ávirkan á hendan útflutning skulu viðtakast í serstakari løgtingslóg hetta fyri at alt løgtingið kann taka støðu til so týðandi tiltøk meirilutin setir tískil fram soljóðandi broytingaruppskot í grein eitt verður sum stykki tvey sett tiltøk sum kunnu ávirka fiskivinnuavtalur við onnur lond ella sum sum útflutning av fiskavørum og matvørum kunnu ikki setast í verk uttan við heimild í serstakari løgtingslóg og til hasa broytingina hava vit hesar viðmerkingarnar sambært viðmerkingarnar viðmerkingunum til lógaruppskotið sigur landsstýrismaðurin millum annað soleiðis tað er hugsandi at es og onnur lond fara at samtykkja nýggj tiltøk sum heimildin ikki er fyri í hesum lógaruppskoti hóast tað kann verða avmarkandi fyri virkisføri at nýggj tiltøk eru treytað av broytingum í løgtingslógini verður mett at heimildin hjá landsstýrismanninum eigur at verða avmarkað til ávís øki hetta kemst serliga av at avgerðir um at steðga týðandi búskaparligum samstarvi við eitt land er eitt sera álvarsamt og sjáldsamt stig sum kann hava týðandi avleiðingar fyri samfelagi og vinnuna kortini verðar í hesum lógaruppskoti skoti upp at landsstýrismaðurin fær heimild at seta tiltøk í verk við kunngerð á øðrum økjum av teimum sum eru nevnd í greinunum trýogfýra sambært grein fimm vera slík tiltøk mett at hava stóran uttanríkispolitiskan týdning ráðførur landsstýrismaðurin seg við løgtingsins uttanlandsnevnd frammanundan sambært grein fýraoghálvtrýss løgtingslóg um stýrisskipan føroya er eingin heimild í løgtingslógini fyri nýggjum tiltøkum sum breið undirtøku fyri í es ella øðrum londum kann uppskot leggjast fyri løgtingi um at fáa slíka heimild til vegar broytingaruppskotið verður sett inn í lógina fyri at nágreina at lógin ikki gevur landsstýrismanninum heimild at seta tiltøk í verk sum møguliga kunnu ávirka fiskivinnuavtalu við onnur lond broytingaruppskotið avmarkar sostatt møguleikan fyri at seta møgulig tiltøk um havnarstongsil fyri fiskiskipi í verk um hesi kunnu ávirka slíka fiskivaavtalu meginparturin av føroyska útflutningin er fiskavørur tiltøk sum kunnu ávirka føroyka matvøruútflutning eru tí eitt so týðandi stig at løgtingið eigur at samtykkja hetta við hesum viðmerkingum og broyting tekur meirilutin undir við málinum o mæli løgtingin til at samtykki uppskoti og so havi eg hug at leggja tað afturat at broytingaruppskotið sum vit hava sett fram heldur seg innan fyri tær tey undantøkini sum es longu frammanundan hevur sett í sínum pakkum tað eru undantøk fyri at fiskiskip kunnu kunnu koma inn í eshavnir hóast mann hevur stongt eshavnið fyri russisk skip so er fiskiskip undantikin og tað eru eisini undantøk fyri at flyta matvørur inn í russland tí at mann heldur at tað kemur at skaða russiska vanliga borgaran ov nógv at skula at skula sansionera innflutning á russiska marknaðin fyri matvørur og tí eru hesi bæði undantøkini sum vit hava í hesari lógini fult í tráð við við undantøk í egslóggávu og tá oglat meg so undirstrika at er tað so at es í einum møguligum komandi pakka fer at sanktionera bæði matvøruflutning inn á egsmarknaðin og at fiskiskip kunnu koma í eshavnir so siga vit í hesum uppskotinum at so eigur landsstýrismaðurin at koma í løgtingi við einum uppskoti sum viðger tann ítøkiliga spurningin tí tað er skeivt at lata ein landsstýrismann einsamallan skula standa undir týí trýstunum sum kemur frá øllum møguligum áhugapørtum í einum sovorðnum føri hetta hetta umfata jú ein rættiliga stóran part av føroyska búskapinum hetta samstarvið hetta er nógv tað størsta fiskivinnusamstarvið vit hava og verður hetta fiskivinnusamstarvið so so kann ein landsstýrismaður skjótt bróta ryggin og og koma illa fyri av at skula standa einsamallir í eina sovorðnari støðu og tí halda vit faktisk eisini í tráð við tað sum millum annað tjóðveldi hevur ført fram at løgtingið eigur at taka støðu til hendan spurningin tjóðveldið hevur hevur skotið upp at mann eigur í grundini at hava eina skipan hvar ið tað er møguleiki fyri í hvørjum einstøkum føri at kunna koma í løgtingi og viðgera tiltøk sum verða sett í verk um onkur ynskir tað í skipanini og hetta her líkist kunnu vit siga hetta líkist í tí partinum her siga vit at tá ið tað eru heilt týðandi og ógvuliga stórar avgerðir sum skulu takast altso í føroyum so skal løgtingið sleppa at taka støðu til tað og tí tí haldi eg at hetta uppskotið liggur væl vit eru fult ov heilt partur av teimum tiltøkunum sum vesturheimurin samlaður hevur sett í verk og føroyar eru ikki eitt hol í tí nótini á nar ella eitt hol í tí múrinum á nakran hátt soleiðsnar sum onkur hevur ført fram vit standa lið um lið og øksl við øksl við vesturheimin í teimum átøkum og tiltøkum sum verða framd og
haldi eg at vit øll kunnu bara fegnast um
takk fyri frí forkvinna ja takk her tvær viðmerkingar bjarni kára sum petersen ger so væl takk fyri frí forkvinna altso nú skilji eg púra einki fyri nøkrum fáum døgum síðani tá atgoytist samgongan ímóti at tingið skuldi taka støðu til radarna á sovnfeløgum tá grundgav mann at landsstýrismaðurin hann hevði heimi til at gera hetta her og hann hevði ráðført seg við uttanlandsnevndina og at mann kundi bara reisað misalit á uttanlandsráðharran visti nú at tað var mann ikki fær samdur við hansara avgerð í hesum álitinum grundgevur mann púra øvut mann sigur at landsstýrismaðurin skal ikki standa einsamallur í einum so týðandi avgerð um mann vil tryggja at føroyska politiska skipan skal kunna taka støðu tá siga at nú er tað ikki nóg mikið við at hava eina uttanlandsnevnd nú er tað ikki nóg mikið við at landsstýrismaðurin tekur avgerðina sjálvur hvat er prinsippin
pippi í uttanríkspolitikkinum hjá
samgonguna eg skilji einki av tí takk fyri ja takk bilji justinussen ger so væl at her er viðgerðin av hesum málinum er ikki ikki merkt av teimum somu viðurskiftum sum tá høvdu viðgert verjupolitikk og tá høvdu viðgert trygdarpolitikk hetta er hetta snýr seg nógv meiri um búskap í einum landi um handilssamstarv fiskiveiðisamstarv og øll tey tingini sum es ger eru eru opin tiltøk tey eru tey eru tiltøk sum verða fráboðaði alment við tí endamáli at øll og so nógv sum gjørligt skulu standa saman um tey meðan tá ið tú viðgert hvussu tú hvussu nato innstallar seg í mun til at verja sítt sítt øki tá ert tú inni á trygdarpolitiskum viðurskiftum sum sum hava nakrar aðrar dimensjónir enn hvat hatta her hevur

siga at hetta eru tveir ymisku mátar at síggja tingini uppá ja takk so er tað jaspur ger so væl ja takk fyri forskuna handstøðan hevur upplýst attað har tað ljóðað sum um at vista í samhandil beingott at samhandilin var við í avtaluni so tóku teir undir við álitinum hvussu er við
handlinum í dag er er nógv í samni
samhandilin millum føroyar og russland takk fyrija takk bilju stinussen ger so vælso sum vit hava fingið upplýs so er samhandilin minkaður ómetaliga nógv hann minkaði longu í marsmánað munandi størsta føroyska fyritøkan bakkafrost boðaði longu áttaogtjúgunda februar frá at allir samhandilin varð steðgaður upp í russland og boðaði frá tí alment og hevur verið við til at lyft føroyska umdømi kunnu vit siga og aðrar fyritøkur hava gjørt tað sama summar hava verið noyddari til at gjørt tað tí at tey tiltøkin sum es hevur sett í verk sum allir vesturhoymir sett í verk millum annað við at taka nakrar bankar burtur úr svift avtalini ger tað trupult at flyta pengar millum russland og onnur lond so so útflutningurin er fyri sovið steðgaður upp og tí haldi eg tað er nokk so bílig poang sum sum verða skoraði upp á at siga tað at vit skulu vit skulu politiskt siga at vit skulu steðga útflutningurin tí hann er steðgaður í forvegin so tað hevur vinnan sjálv gjørt og
hevur átikið sær tann leiklutin og tað er stutlaðar politikarar í einum landi hvar ið hvar ið vinnan tekur ábyrgd
øhsum sagt o hevuri uttanansnevndin býtti seg í ein minniluta og ein meiriluta í álitinum soleiðis at bæði minnilutin og meirilutin taka undir við við uppskotinum men meirilutin er uttanstevndisso valt at gera nakar eitt broytingaruppskot sum minnilutin r ikki við í øh eg skal so vegna minnilutan sum er høgni hoydal og eg sjálvur lesa okkara minnilutaálit og tað er soljóðandi álopið hjá russlandi á ukraina eru ikki bara brot á grundleggjandi altjóða rættarligar reglur men er eisini moralskt etiskt og menniskjaliga forkastiligt tískil eiga vit at fordøma krígsgerðirnar hjá russlandi ikki bara í orðum men eisini í verki javnaðarflokkum og tjóðveldi hava fyri langari tíð síðani boðað frá at vit eiga at steðga samhandlinum við russlandi vit eiga í føroyum at taka avgerðir um okkara tiltøk við støði í okkara egna búskapi og møguleikum eitt kríggj í europa hevur stórar avleiðingar fyri øll eisini føroyar vit eru ein partur av heimssamfelagnum skulu gera okkara part handil kann økja um vælferð men uttan uttan um rættindi frælsi og samhaldsfesti so eru vit fátøk vit eiga a tí at taka eina avgerð út frá okkara demokratisku virðum og ikki einans peningarligum virðum undir viðgerðini av lógaruppskotunum er upplýst frá uttalandsfyri uttanlansnevndini at samhandilin við russland í stóran mun longu er steðgaður upp tí tað er praksis ikki ber til at hava samhandil við russland eftir handilstiltøkini sum altjóða samfelag longu hevur settir í verk vit eru stolt av at okkara forfedrar sigldu til bretlands undir seinna heimsbardaga vit høvdu ikki verið so stolt ut okkara forfedrar høvdu sigt uhøvdu siglt fisk til týskland undir seinna heimsbardaga og okkara eftirkomarar fara neyvan verða stoltir av okkum og vit metta russiska fólkið samstundis sum russiska krígsmaskinan bumbar eitt frælskt land og ósek fólk eingin veit hvussu morgindagurin fer at síggja út í europa kríggið kann møguligan og tíverri gerast meira umfatandi enn vit kunnu ímynda okkum tí er hetta eina avgerandi løta og vit kunnu spyrja okkum sjálvu skulu vit fólkavaldu vera veðurhanar ella skifoskifta meining í heilum ella skulu verða vegvísarar ið ganga á odda her eigur ikki at vera nakar ivir politiska skipanin skal sjálvandi vera vegvísar tí vit skulu minnast til hetta steðga kríggið steðga russa steðga russar við at kríggjast so er friður men steðgar ukrainska verjan so er einki ukraina hóast tað kann vera trupult so verður tað lættari um vit standa saman um hetta landsstýrið og løgting vinnulív og borgarar fyriliggjandi uppskot gevur sera víðar heimildir til landsstýrismannin minnilutin hevði tí ynskt at lógin var meivar meira neyvt orðað talan er um eina heimilgdarlóg sum kann hava stóran týdning fyri føroyar tí minnilutin staliga mælt til at allir flokkar verða umboðaðir í einum demokratiskari viðgerð av tiltøkum ið skuldu setast í verk og minnilutin heitir enn einaferð á landsstýrið um at tryggja hetta minnilutin tekur sum eina sjálvfylgju at landsstýrismaðurin sambært grein fýraoghálvtrýss í løgtingslóg um stýrisskipan føroya ráðførir seg við løgtingsins uttanlandsnevnd so hvørs vil landsstýrismaðurin brúkar heimildirnar í hesari lóggávu við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskot í morgun so var eg sjálvur í breddagnum saman við fýra øðrum limum uttanandsnevndini har vit kjakaðust um um støðuna í á leið ein hálvan tíma um støðuna í ukraina og um kríggið sum russlan hvør ímóti ukraina og tað sló meg aftaná tá breddin varð liðugur at eingin av okkum fimm eingin av okkum fimm hevði nevnt ukraina í einum norði tað snúði seg um føroyska fiskivinnu ikki um ukraina tað snúði seg um føroyskan útflutning ikki um ukraina og tað snúði seg um føroyskan búskap og ikki kríggið í ukraina øh tað ger mær ta kensluna at vit er kanska farin til eitt ell annað at nú snýr tað seg slett yvirhøvur ikki um at revsa russland fyri ta prodsshjøritager og at stuðla ukraina sum fólk og land men farin at vit diskutera meira um hvat hetta merkir fyri okkum ein skilamaður var inni í inni til hoyringar í utanlantsnevndini eg skal ikki ikki endurgeva hann rætt v tað tað minnist ikki akkurát hvussuhann segði orðini r fullin men hann vísti til ein ein kendan mann sum umtalaði seinna heimsbardaga har hann segði at tað var tríggir partar av einum kríggi tað eru tey sum fremja kríggj og tað eru ovrini og so eru tað tey líkasælu og tað e líkasælu er kanska tað sum tey sum eru orsøkin til at kríggiðkann halda fram tí at tey venda tt blinda eyga til og hyggja vekk frá ræðuleikunum og at liva víðari og lata sum einki og tað hvur tóran týdning tað trúgva atvit øll ettað vónin t it øll inni her eru samd um at vit í føroyum skulu ikki vera tey líkasælu tað er hvussu stóran týdning fyri meg persónligaog fyri javnaðarflokkin og tað trúgvi eg eisini fyri alt føroya løgting

tá tað kemur til tey átølinini um es ger so er tað rætt sum sum billjustinussen formaðu uttansteimum segði tað sum tær sanktiónir sum es hevu sett sett í verk higartil tað fær landstýrið heimið til at seta í verk so at vit fylgja vesturheiminum tað er samdur biljustinussen í men har r nøkur onnur ting sum eg ikki eri heilt samdur í og sum eru eisiniha víst á fyrr tað fyrsta tað er tað eru okkara útflutningur til til russland av fiskavørðum laksvørum laksi at tað verður sagt ja men es boykottar ikki matvørur til russland tað er rætt men tað er soleiðis at tað kríggið var í krim aftur í tvey túsn og fjúrtan so boykottaðu allir vesturheimirin í russland og føroyar var ikki sum partur av tí boykáttinum tí bleiv vesturheimurin og es boykotta av russlandi soleiðis at vesturheimirnin ikki kundi selja matvørur til russlands og vit í føroyum valdu siga tað soleiðis at gagnnýta tann møguleikan kanska eisini tí vet vór boykottar við es just tá leg bent frammanundan yvirtóku tann marknaðin og hava so selt fisk og nógvan fisk og laks til russlands í hesum tíðarskeiðnum men nú haldi eg støðan er heilt ðrvísi nú eru vir tvey túsn o tveyogtjúgu og russland hevur lopið á eitt frælskt land og drepur hvønn dag eisini mæð han standa herpeint bumba tey ósegv fólk hat bæði eldri fólk kvinnur og børn doyggja tí haldi eg at roynt moralst áttu vit at steðgað samhandlinum men tað er rætt sum tað verður sagt og vit siga tað isin í álitinum at tey sum hava verið inni í uttanlandsnevndini hava upplýst at samhandilin í stóran mun er steðgaður nú

partur av vinnuni hevur valt at steðga handlina fríviligt og so tí at tað er næstan ómøguligt at hava samhandili í ussland við teimum altjóða restruktiónunum ella samktiónum sum eru settar í verk øh men framvegis eiga vit at taka ta stigið sum politiskskipan at siga vit steðga samhandlinum sum støðan er í

og sjálvandi hevur atýdning fyri búskapinum í føroyum men sapr føroyir er longu raktur og samhandulin ersteðgaður men har hava fingið upplýst av tí útfluttin vit høvdu russland í fjør so var ein milliard har á leið átti alivinnan og alivinnan hevur funnið annan marknað og hevur ein hægri prís nú enn ei hevði í fjør o so eru áleið ein milliard sum er psum er uppsjóvarfiskur har eru størri avbjóðingar millum ati altso við við serliga silduni men eisini makrelinum at tað er trupult t sleppa av við ein aðrastað til sama kostnaðn leysliga bleiv mett kanska tel hálvan prís so útfluknurin vild tað kosta okkum syrska hálvan milliard tað at russisk marknaðurin hvørvir her og nú men eg eri sannførdur um eisiniupp á sygt at vit mugu leggja um sum samfelag vit hava forbundin av russiska marknaðinum og tað er óheppið tá tað er eitt stýri sum finnur upp á slíkt at vera bundin at einumtílíkum stýri tí eiga vit eisini atleggja um og fyrr vil gera tað betri er tað og tað má vinnan og politiska skipan saman at gera tey trígja oknm betri marknaðaratgongd aðrastaðnis í heiminum øh og so er tað nøkur undantøk sum eru her at lansmar iki far heimild til og tað er rætt tað er sanktiónir sum es ikki eru sett í verk enn h men vit viðgera tær nú tá han sar tan deokrati vit viðgeja eina heimildara nóg nú til at geva til landsstýrismannin har millum annað at landsmaðuin fær heimild til um hetta broytinsga upskotið er samtykt at steingja føroyskar havnir fyri russisk fiskiskip um onnur gera tað um onnur gera tað ogjavnaðarflokkun er sannførdir um onnur gera tað skulu vit eisini gera tað to vilja vit geva landssýrsmansa heimildina longu nú eg eri a ett sidur bangin fyri tá i mann oyrir kjakið at tað er onkur sum heldur at landssmaðin ikki skal hava ta heimildina heldur ikki seinni tí tað verður sagt nokk so oftani øh ja men vist tú steðga samhandlinum hvat ger russland ja vist tú steingja fiskihavnar hvat ger russland fær tað uppsiga fiskivinusamstarviðog so framvegis tíverri mugu vit siga at putin stýrir í russlandi men tan ver ikki soleiðst hnnr óboðandur skal stýra í føroyum at vit ikki tora at gera tað sum vit halda er rætt og neyðugt at gera tí han er bangin fyri hvussu puturin fer er at gera við at uppsiga kanska annað samstarv øhso vera eit sindur frammi eisini tað kon eisini itt sindur fram í uttanlandsnevndini ikikki so ítøkiliga men kom it sindur fram ati at suvit hugsa langdsigda tað era vit eisini at gera vit eiga at gera tað rætta nú at tryggja vat standa rættur mennina søguna vera við í vesturheiminum fult og heilt tá tað kemur til at revsa russland fyri tær protskerar teir gera í ukraina og eru vit ikki tað hundrað prosent ikki bara nú men eisini tað sum fer at koma so kunnu vit fáa eitt verri umdømi í í vesturheiminum og tað kann gera tað at at okkara fyritøkur koma at missa handil í vesturhoyminum vit hava sæð til dømis taka uttanlands í danmark so hava sæð eina fyritøku eina tóra fyriøku sum sum eitur ecco sum øll kenna hon hevu verið óheppin til hon hevur gjørt risaíløgur í russlandi í tvey túsund og tjúgu og einogtjúgu har hon hevur keypt alla marknaðurn upp memeirenna minni inan fyri skógvar og nú vit honiki fara úr russlandi tí tað kostar kostar fyritøkum milliardir men tað ger tað at forbrúkarin ikki bara í danmark men í vestureuropa vendir ekka og baki og umsetingarer minkaðir rættiliga nógvum krónum tí er að er týdning at vit sum politiskuskipan standa saman og standa saman við vinnuni soleiðis at viti vit gera tað rætta og eisini kunnu senda

ja takk ha eru nokk o nógvar viðmerkingar biljustinussen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja vit hava haldi eg ígjøgnum hesa her gongdina havt eit gott samstarv hóast vit ikki eru fultheilt samd í álitinum so tekur javnaðarflokkurin undir við uppskotinum frá landstýrismanninum og tað kunnu vit fegnast um men tað er nakað sum undrar meg eitt sindur tað er tað at aksel o hannesen sigur at um onnur um tað hendir at es fer at steingja sínar havnir fyri fyri fiskiskipum so eiga vit at gera tað eisini men hví heldur hann so at tá ið onnur ikki saktionera matvørur at vit so framvegis skulu gera tað altso at vit skulu einsamøll taka støðu til at sanktionera matvørur meðan onnur ikki
gera tað hví hví hevur mann ta støðuna
eg haldi eg segði í mínari røðu hví vit hava ta støðuna tí tað er soleiðis at es hevur so at siga ongan ella vesturhoimin allir vesturhoymin ongan matvøru útflutning til russland tí russland í tvey túsund og fjúrtan boykháttaði allan vesturheimin til størsta partin av matvørurum at vitikki kundu innfyttast til russlands og vit gagnnýttu tann møguleikan vit tóku tann marknaðin frá okkara grannanum og settu okum á tann marknaðin tá var støða kanska heilt serlig tí a vit vóru boykoddaðir av eu tá skilti mann tan men tvey tusnog tjúgu er tað eina heilt onnur søga russland fremur kkrígs brotsverk ímóti ukraina ímóti e fælsi landi og drepur bæði herfólk og ikki minst sevilfólk dag og dagliga og alla tíðina tí haldi at vit nakar vinnufyritøka gjørt tað
av at tær hava gjørt tað men haldi vit sum samfelag og politiskipaðu eisini sagt tað stóð
taðka nú ja takk so er tað johandal eina viðmerkingja takk akselve johannesen hevur verið nokk so harðligur sammi í fjølmilluni seinastu dagarnar um tað at okur ikki fylgja teimum ásetingum sum es hevur sett saband við sansiónir meni mær kunnu so eru fiskiskip ikki ásett sansjónsdistan hjá es laksikann rætta egcert og eg kann alstin siga mær vera tað yvirhøvur vera løtundi útansnanrar fiskur til russlands sía tú fari g ikt pangar fyri hana so tað fáa eg iki petalt so tað er nokk so vitalt at tey at vita um um føroyar yvirhøvur hevur nakran útfluting til rust til russansk í løtuni av fiski eg eri greiðiri ur tí at í tve sunog fúrtan var ein sansión sumgjørdi við matvøru men okur hava jú havt tann fyrimunim síðan tá at
keta hasa sjónina av ymiskum orsøkum
takk frí ja takk akselvi jannesen ger so væl tað sum vit fingu upplýst í okkum við einum fyrst siga at javnaðarflokkurin var úti beinanvegin aftan klíkkið brastað og segði vit at steðga saman við ruslan beinanvegin áðrenn saman steðgaði nú er hann í stóran mun steðgaður tí tað vit hava teg fingið upplýst uttanstendur og tí skilja sløkkja at blivskaðar skipan sum ikki vil siga ókey norðstavar eftir túsund javnaðarflokkunum og tjóðvegv søgdu upprunaliga og steðga saman tá hann er steðgaður tí hann hevur eisini roynt siknalmessu er tað eisini týdning yvir vesturheiminum at vit siga at vit eru hundrað senn við tann kemur til at eg havi ikki funnist at at mann ikki fylgir es í miðlunum tað sum onnur lond gera rundan um okkum tað er at tey boykáta russiskip í teirra havnum men undantikið millum annað fiskiskip tað haldi vit í føroyum skulu fylgja tað er tað ikki ósandur í tí vit skulu fylgja tí men tað sum eg haldi er eitt sindur at tá mann setir í her landsmarka ikki heimild at fara víðari um es og okkara grannar fara víðari
tað haldi eg næstsmæranskldi fingist á heimildina tí at gera onnur tað so skuldu vit sjálvandi
fra viðharja takk so er ta bjarni hammereina viðmerkingtakk fyri frú forkvinna sjálvandi eigur landsvorkmina at fáa tað heimildina altso tað eru fult av russiskum skipunum liggja beint uttanfyri her og og og fylla føroyskan fisk ella í í felagsøkinum umborð sum verður førdur evin í russland men tað sum tað snýr seg um tað eru russar slakta óvskyldig fólk nú dag og dagliga børn kvinnur og menn í fullkomiligum heimindarloysi og fokusið er ikki á tað sum aksel johannesen vísir á fokusið er bara nú framhaldandi um føroyingar kunna sleppa at selja fisk og kips við ruskum fisku um meðjan drápinog sið ganga á halda áfram so sita okur her trygt og heitt og tað er trupulleikin at okur eru so langt burtur frá teimum ravuleikunum sum russar fremja
til okur halda og kunna bara uppføra okum akkurát sum einki er
takk fyri frú forkvinna ja takk akselv johannesen ger sovælja aam sigur tað tað sló meg í morgun aftan á aftan á breddand er sletkiki kritikk ig hinar fýra tí eg nevndi heldur ikki sjálvir ukra ina men tað at man kann tosa um heta her í ein hálvan tíma og ikki nevna ukra ina við einum orði hat htta snýr seg um alt annað tí hetta snýr seg um ukraina og tann ræðuleikan sum russland fremur og tí er tað týdning eg gangi eisini út fá vit øll samd harbeint at vit ikki vera tað líkasæl men vit gera okkara til at kríggið steðgar skjótast møguligt øh tá ið uppskotið kom niðan ella beinanvegin táð kríggið bradsta á so var tað sandpolitisku skipan um at vit skuldu fylgja vesturheiminum og landsstýrismaðurnir fáa tæir heimildirnar og nú er landsstýrið komið niðan í løgtingið og biðið um tær heimildirnar og javnaðarflokkum vil geva landsstýrið tær heimildirnar tí haldia vit halda v týdning at vit gera okkara fyri at revsa russland og vit hada týdning at vit gera okkara við seðga krígginum og at vit gera okkara fyri atstanda saman við restina av vesturheiminum tí fara javnaðarfólkat taka undir við uppskotunum men vit ara at hava ímóti broytingar uppskotinum tí vit halda at landstýrið skal hava allar tær iheimild
tir sum eru neyðugar fyri at gera okkara part fyri at kríggið í
ukraina steðgar skjótast møld ja takk ingilen didricsen strøm takk fyri frú forkvina ja tað eru altíð kríggj onkrastaðni tað hava fleiri umboð úr samgonguni sagt nú síðani kríggibræsá í ukraina til dømis árni skoli fiskimálaráðharið og tað er líkasum nú tá vit skulu seta hesi revsiøkini íverk ímóti puten fyrstd óman saman og segði tað jamen sjálvandi skulu vit verða standa saman við vesturheiminum men so er tað komið har til skartgeringar við hvat fyri heimildin við má geva og har er trupulleikin at vit vilja gjarna seta revsitiltøk í verk men tey skulu fyri gudlskilda ikki raka okkum og nakað av okkara búskapi so kunn gott hugsað mær at spurt um hvussu stóran tær heimildirnar sum landsstýrismaðurin nú fær hava tit umrøtt í í uttanlandsnevndini við tí broytingaruppskotinum sum er hvat er tað fyri revstitiltøk sum mann kann seta í verk

jselv johannesen tað rvsum sum koma sett í verk við hesum her koma í øgiliga lítlan mun at vera relevant fyri føroyar fer ikki at siga næstan slett ikki eg gangi út frá tá landsmær fer eki heimildin herbeint tað haldi ghann fer at gera og tað frst tað fer javnaðarflokk at stuðlaní so fer hann teingja føroyska havnini fyri russiskum skipum undantiki fiskiskip og mær vitandi er einki annað russisk skip í føroyum vanliga sso tað ger ikk ta stóran munin øh men hefta her við at kríggj er allastaðnis øll kríggi er ræðulig men tað eru eisini munur á kríggjum oftani eru kríggj borgarakríggj og tað tað eur borgarakríggj tá er ringt fara at geva tann uttanvelta at fara inn og revsa eitt land tí mann tí tað tveir partar inni í sama landi sum kríggjast hesum førnum er tað øðrvísi tí hetta eru tað fyrsta álopskríggið í europa síðan
heimsbardaga altso har eitt land leypur á eitt annað land
ja takk so er tað johannes joensen gert tú væl til frá fólkum ja eitt annað í øllum sum her í ræðuleikunum kann mann siga er tí tað er væl eisini tað at at vit í vesturheiminum ikki eiga at binda okkum at londum sum er toralitæril og ódemokratiskt ov nógv í samhandli og øðrum tí hetta fer væl at henda aftur í teimum londunum tey londini hava jú ikki fyriligt fyri teimum menningunum sum og teimum tørvum sum menningin hava vanligt sum vit samanbera okkum við tí haldi eg at lærda má vera tað at vit royna so vítt møguligt hava samhandil við demokratisk lond har mann veit at krígsstovan ikki er so samsýnlig sum hon er í teimum londunum sum til dømis saudi arabien og russland og kina og hvat tað skal vera
í londini sum eru meira ódímiklaðt tað eigur hann at vera ein lærdómi
ja takk gerso væl seli johanesen tað haldi eg eisini at lærdómurin hjá okkum í føroyum er í hvussu er her beint nú hava vit lagt rætiliga nógv egg í russisku kurvinakunnuseta soleiðis at trýogtjúgu prosent av okara útflutningi fór til russland í fjør ati at vit mugu gera tað og eg haldi mú igu a mann eigur at byrja beinan vegin at leggja um soleiðis at vit miðja eftir at fáa handils samstørv og fríhandils avtalur við lond sum hava líknandi stýrisskipan sum vit hava í føroyum altso demokratiskt lond sum byggja up á somu virðir tí tað er meira stabillond um vit ikki gera tað so kann tað henda seinni tað sum hendir nú sum síggja nú at vit hava lagt for nógv egg í eina kurv sum vísir seg vera eitt land summ sum fremur krígsproyggerðir ímóti sínum grannum og so framvegis og tað kann eisini raka okkum búskaparliga hart tí eiga vit fyrst og fremst also es usa kanada australia japan suðurkorea og tan besta vesturheimurinat siga
har eiga vit at leggja tað flestu eggini hjá okkum tá teir hugsa um útflutning takk fyri har framman ja takk so í næstu røða høgni høvdtal gerst væl
harra formaður tá ið kríggjbrestur á vápnað álop á fólk og lond og sevilfólk so er tað dpilaskapur fyri tey sum verða rakt okkara ættarlið her í føroyum fær neyvan at fata tað hvussu tað er hjá teimum fólkunum sum sum liva undir teimum treytunum men ættarliðini undan okkum hava merkt tað á egnum kroppi tað er ikki altíð at kríggj vápna álop á fólk og sevilfólk fólkamorð rakar okkara moral og okkara menniskjafatan og okkara heimskfata tíverri í øgiliga nógv ár haldi eg vit hava skúgva burtur og bygt moralskar verjugarðar hugt burtur og takt burtur so súnndarlig kríggi og álop og menniskjasligar ræðuleikar sum vit sjálv eisini hava verið partur av og drigin við í hugsa bert um irakríggið auganistan jetnám grinada libia sýria ja kurdarnir í europa sum í veruleikanum eru nærri okkum øhhar tað ru har tey eru og fara enn fram syndarlig kríggj vl est bara nevna jemenn har ið eina sø heimsins størsta oljuúpflytarum sum vesturheimurin nýtir savdoyarabia bumbar og fremir fólkamorð men tá ið russlandi leypa á ukraina so haldi eg øgiliga nógv broyttist í okkara høvdum og hjørtum og okkara heimsmynd h og at vit hava veri iliga samd um at eitt slíkt álop kann ikki p á nakan máta berast í bøtuflaka fyri sum sjálvandi er o veruiliga ikki svarkhvít men tá eg már farin yvir um eitt mark sum als ikki á nakan hátt kann viðgerast øðrvísin at fordømast og at tað má fáa avleiðingar fyri álípspartin í hesum førinum russland

tá ið kríggið er eisini tað tá ið tá ið siverjigararnir fara niður so er tað vanligt at at lond og fólk standa saman vit hava hvussu sæta í allarflestu kríggjunm so tað vanligt at lond og stjórnir standa saman og siga nú taka vit eina støðu í hesum her málinum og tað var okkara fremsta uppgáva tá ið hetta hendi tað var at landsstýrið beinanvegin tryggjaði sær at nú taka vit eina felags støðu í føroyum hvussu fyri athalda at vita okkum sum føroyar sum tjóð og sum partur av heiminum til tað sum hendir í russlandi og dagin eftir kríggi tá vóru flokkarnir saman í hvussu utanlandsnevndin eg haldi ikki allir flokkar vóru við men síðani hava vit í níggjuogtrýss dagar ikki sum flokkar finguð nakra innkalling ella nakrar roynd frá landsstýrinum at fáa eina felags føroyska støðu handla skjótt melda greitt út og tað eru okkara fremsta atfinning í tjóðveldi eg fari ikkiat taka allar atfinningar fram tí tað sum tað ræður um nú okkara høvuðsuppgáva er nú at taka eina greiða støðu fyri hesa tjóðina um hvussu vit fyri halda okkum tær ræðuleikarnar og hvat vit kunnu gera og aksel johannesen hevur jú rætt í tí ati vit royna sjálvandi at viðgera tað lutfalsliga tað skuldu vit gera men orsøkin til at vit í í tjóðveldi og javnaðarflokkinum søgdu at longu dagin eftir kríggi at okkara lutfalsliga rætta atgerð nú tað var at steðga útflutninginum av tí fiski vit hava útflutt til russlands serliga vaksandi aftaná krimkreppuna í tvey túsund og fjúrtan tað komst jú í at ega segði boykofta okkum við nógv harðari tiltøkum inn at gera móti putuni dag tí bleiv tað men vit hildu tað vera rætt og hví jú tí at aftaná sum sum sum flestum kunnu aftaná á krimmkríggið tá settu es í verk tiltøk móti russlandi uttan at spyrja okkum russland svaraði við at banna øllum innflutni av fiski hjá øllum egeslondum og hjá ebstlondunum altso íslandi og noreg meðan tey einastu londini sum tá kundi uppflyta tí russland valdi tað tað var tað vóru føroyar í grønlandi og tí halda vit at tað ereitt lutfasliga rætt tiltak eisini tí sum jóaso johannesen sigur at vit vita got tað tað fer at fáa trupulleikar kortini og at longu fyritøkur sjálv hava tikist ta støðuna at tað var tað rætta stigið hjá okkum at taka longu fyri sjeyti døgum síðani og tað er tað sum vit hava mælt til bara fyri at sláa tað fast síðani hevur að verið alt alt ov langt rál og eg haldi ikki at mann skal lasta uttanlandsnevndini fyri tað eg haldi landsstýrið til landsstýrisins mál og tað er landsstýrisins rál sum hevur gjørt taðt vit standa nú einari støðu sum er púra óneyðug har mann ið hevur brúkt alt ov langa tíð at koma niðan við einum við eini heimildarlóg og tað er rætt sum eisini biljustinussen nevndi atat vit hava roynt at funnið semjur og eitt uppskot var nettupp við tí endamáli at føroyar kunnustanda saman á politiska skipanin og hava síst góða undirtøku í fólkinum og millum í vinnuni sum gjørligt at mann segði tað at tað hevi tiltøk vit skuldu seta í verk tey eiga at verða løgd fyri eina vit skuldu upp eina eina grein fimmogtjúgu nevnd við umboðum fyri allar flokkar og fyri atkunna handla skjótt vistimann var samd á tiltøkini har jamen so kundi mann seta tay í verk men var mann ósamdur so áttu tað sjálvandi fyri tingið sum partvíst nú upp so eg roynd og veru harra formaður tað sum harmar okkum tað er at í støðum har vanligar lond standa saman og handla skjótt og siga nú leggja vit samgongu andstøðuspurningin til viks og allar aðrar ósemjur so handla vit saman tað er tíverri ikki hent orsakað av landsstýrisrálið soleiðis at nú eru farin at stríðast innanhýsis tað er tað sum eg havi størstan ampan av og tað ger tað at av okkara at tavi siga at vit fáa ikki vit fáa ikki gjørt tað sum vit halda vera moralskt rætt mótvegis russlandi og samstundis verður hetta jú brúkt í teimum í teimum øgiliga sjálvhugsaðu støðunum hjá øðrum londum so tað soleðis hjá donsk danska fiskivinnan leypur á føroyingar og kanska norska við og og í í bretlandi og í hetlandi leypa teir okkum púrasta óneyðugt tí føroyar hava longu eisini um vit tóku ta greiðir politisku støðuna er tað longu nógv nógv nógv størri avleiðingar fyri okkara búskapin tað er hjá hinum londunum í es sum a sum seta hesar espakkarnar í verk eg havi at brúkt tað dømis um danmark eg hugsa tær eitt prosent kanska taðt raka teirra búskap o hjá okkum hevurtað longu rakt fimmogtjúgu prosent tretivu posent av okkara útflutningi bara við tí sum longu eru hent so so tí høvdu vit veruliga veruliga møguleikan nú fyri at taka okkara egnu støðu okkara egnu avgerð standa saman og vit vilja ikki uppskeva tað tí taka vit undir við at nú fær landsstýrismaðurin heimildirna í holvt sjávatn u vit ynsktu so at siga at øll uppskotini komu fyri tingi tí nú má handlast skjótt nú mugu vit fáa eina útmelding og vit halda sum sagt ikki at tað er rætt bara at siga at tær at tað s espakkarnir so avgerandi vit skilja heldur ikki hví mann hevur spurt donsku stjórnina og hví tafáa landsstýrið samskifti so nógvið donsku stjórnuna í hesum málinum altso í danmark hevur hevur hevur síni áhugamál sjálvt og røkjta gjøgnum egs tað skita eisini við umborðið har áðrenn tey tiltøk sum egs samtykkir verða samtykt tað er tað ikki hjá okkum og es e heldur ikki es hevur heldur ikki somu umstøður og sama samstarv sum vit hava so tí er okkara greiðir boðskapur vit mugu standa saman vit mugu taka og gera tiltøkini ím muntak a vit halda vera rætt í mun til lutfalsliga okkara búskap okkara land og okkara sambond og hava eina strategi fyri tí tað kann ljóðast un í kynoskt og øll øll lond høglig isunher tað vita vit eg havi nevnt fleiri ferð at um egeslondini settu tey tiltøkini verk sum høvdu rakt teirra búskap vi fimmogtjúgu tretivu prosentum sum tað longu hevur gjørt hjá okkum so rokni vit hevði havt so stóran mun og gjørt so stóran mun at mann hevði í hvussuferð eg veit ikiumhan kunna steðga krígnum tað ivist eg nú í men eg hvussu er at mann var nærri á einari einum enda á hesunmi ræðuliga kríggi sum sum fer at fáa ótrúliga stórar avleiðingar fyri øll fólk sjálvandi fyrst og fremst fyri tey sum sum missa lív og hús og heim og og framtíð men eisini tað fer at fáa øgiliga stórar avleiðingar fyri ta heimsmyndina vit fara far athava frameftir vit fara at fáa tíverri ein ein svart hvítan heim vit fara at fáa nógv størri konfliktir nógv størri íløgur fara a verða gjørdar í vápn tær stóru fyritøkurnar sum liva av at selja matvørur og tilfar til til øll heimsins fólk fara at skrúva prísirnar upp sum vit longu hava sæð so tað er tað vit standa yvir fyrri men vit hava eitt at gera tað er standa saman hava ein uttanríkispolitikk tað skal ikiver yvir latið til hvønn einstakan tingfólk ella til hvørn einstaka fyritøku ella kommununi at gera uttanrikspolitikkin vit mugu standa saman og hava eina útmæting og tí mæla vit til at samtykkja uppskotið at áðrenn mann setir nógvir tiltøkin íverk so hevur mann bara ráðførsligu uttanlandsnevndini og handla skjótt tí ati sum støðan er nú so hava vit misttann møguleikan at at at at vísa konsekvens og at at handla skjótt men vit uppgiva ikki at vit eiga atkunna atstanda samanum aft her í føroyum og eg haldi tær tann góða viðgerðin sum eg royndi verið uttansthani er havt har vit høvdu ein dag har vit kallaðu øll fólk inn búskaparrálandsbanka og tílíkt og og fólk sum hava skil upp á hetta her at vit øgiliga skjótt fingu so mikið góðar upplýsingar at vit kundu gott gjørt eina greiða atgerðarætlan har vit har vit meta í hvørjum einstøkum føri tey litgera hví halda vit tað vera rætt hvønn týdning kann tað fáa fyri okkara vitvit fáa jo neyvan enda kríggi russlandi tað vita vit men hvussu kunnu vit hava brúka tað til at trýsta tey sum vit samstarva við sum vit ikki nú enda við einari verjustøðu og ikki minst hvørjar avleiðingar fær tað fyri føroyska búskapr og vinnu og hvussu kannmann leggja upp fyri teimum avleiðingunum best møguliga hartil eisini sjálvandi leggja upp fyri avleiðingni sum longu nú eru fyri tey lagsløntu íð føroyum av at at prísir og tilfar og alt hækkar ikki minst brennievni orsakað av teir syndarligu krígsstøðu sum eru í sum eru í í ukraina so boðskapurin her vit mugu nú fáa semjur vit skulu hvussu fáa tjóðaldi lova viðfar ikki út at royna at so a ósemjr um at her blíva vit samd so halda vit við tað
og handla skjótt og so fara vit øll út og greiða frá hví føroyar hava tikið hsa støðuna ti ikki vistu øll eru samd í tí men vit mugu gera okra til at vit hava eina greiðastøðu og ikki og ikki missa hvørki missa okkara umdømi ella ikki vísa tað at vit gera okara til at steðga kríggið í heiminum og rar
og tjóðveldi halda vit eisini t hettar varð gjørt fyri onnurkrýgsrbjrt samelsen ger sovæltakk fyri ja øeg haldi veruliga at høgni hoydal skal hava stórt rós fyri at hann talar fyri hesum her at vit standa saman við einari rødd útá til t vit mugu ikki skaða føroysk áhugamál við at føra partapolitikk inn í mál sum hesi og hóast høgni hoydal uttan iva gott kundi hugsað sær at ta lógarupps so øðrvísi úthøvuran kortini sagt at at vit taka undirvið hesum her við stuðla landsstýrismannum vit skulu vísa úta til at vit standa saman og at er spyrja høgni hoydal hvørjan heldur vera eina grundleggjandi orsøk til at signalini blíva so samansett og so ógreið tí tað haldi eg verið ein av teimum størstu avbjóðingunum hjá føroyum higartil at fólk úti í heimi onnur lond tey mágu av góðum grundi vera g iva um hvat føroyar stendur fyri tí
signalini hava verið bæði skiftandi
og orímiliga ógreiðaldija takk ger so væl henni hoydal ja eg læsti sjálvandi teiri vantandu leiðsluni sum eg siga hal landslorið hevði eina uppgávu og teirri løtu kríggibravst á tað varð kallað flokkarnir saman kalla øll tey sum hava veruliga vitan um hetta her kalla vinunin met um avleiðingarnar legg eina ætlan fyri hetta kunnu vit gera geftir mínum tykki átta tikið ja í mesta lagi tveir dagar og eg nevndi fyrr í í breddanum í dag at eg haldi at vit hava eitt dømi um tað øvuta viðvíkjandi at taka ímóti ukrainskumukrainskum flóttafólkum har haldi eg landsstýrismaðurin handlaði rætt magnus rasmussen tí hann kallaði flokkarnar inn hann segði hvat siga tit og tað var hel iki heilt eins meining ar manman fekk hin semju um hvat gera vit og fekk handla skjótt við eium ógar uppskoti og soleiðis haldi eg fyriminnin skuldi verið eisini í í hesum máli og ein orsøka er sjálvandi eisin tað við kanska ikki it kanska enn ikki agera sum eit sjálvstøðungt land sum vit halda tjóveldi han skal gera eg haldi at mann tosar for nógv við danskar myndugleikar sum slett ikki hava somu áhuga mál sum vit og heldur ikki virða tað at vit eiga hava okkara egnu meining og ikki bara at fylgja esreglum eg haldi tað er tað er hin parturin av tí men tá ið tað eydnast tá ið vit hava fundur ví uttanlandsnevndini so haldi eg at at at allir flokkarnir og allir limirnir tosa øgiliga væl saman
og royna at finna finna konstutivar semjur at vit
men s ikki livi eg eilt samdur her tað harmist eg bara umja takk so e ta helgi abrabsen ger so vælharra formaður ja eg haldi eisini at tað er øgilia umráðandi at mann finnur breiðar semjur um sovornit mál og og mann dámdi øgiliga væl endan á røðuni hetther sum høgni hoydal nevnir at fara útaltso hava eina rødd úteftir tí at eg haldi er tað nakað sum sum forvirrar og tíverri eisini sær í útlendskum miðlum at at signalini í føroyum eru ja tað eru ikki hettin so so eg eri púra samdur tí og og eg haldi at at tað er nakað vit eiga øll hvør sínum lagi at at ansa eftir at hetta ikki blívur politikkur í almenna rúmium altso v vit skulu sjálvandi hava okkara meining
kjanta men men úteftir haldi eg føroyar eiga at standa sum
sum ein maðuryrijatakk ger so væl henni hoydal j e fegnist upá hesi orðini hjá hjá helga abramsen og eg haldi ikki at eg geri nøkrum órætt ella ella sigið ov nógv við at siga tað at eg haldi øll tey sum sum hava givið sínar maining am kennar og sum hava tosað við politsku skipanina í hesum máli tey hava havt saman boðskapin ja men tak nú eina avgerð ja tað er møguligt at kostar okkum og summi siga ta tað tað e vir t eisini reiðar at taka vit mugu bara fáa greið boð um hvat vit gera sum vit kunnu laga okkum til ta tað duga vit væl og so kann mann eisini gera ávísar átøk sum kunnu bøta um tær avleiðingarnar sum sum raka órættvíst øá fólk og og og stættir og samfelagnum av teimum tiltøkunu vit gera og tað er tann greiningin tað er tann listin sum eg vildi havt frá landsstýrinum og har er einki komið enn og tað v tað vili loyva mær framvegis at harta landsstýrið fyri fyri eitt óvanligt rál og fyri ógvuliga ógvuliga lítlan vilja til at samskifta við flokkarnar eg pástandi at at landsstýrið hevur hevur samskift meira við við donsku stjórnini nn við okkum að men helgi abrabsen rætt í tí at vit verða álopin til dømis at dansfriskariðfóríein
ella av hetlendskumsjómonnum sum er púra púrasta óneyðugt og tær
skunuvit standa púra sum ein maður o greiðar frá hvat eg vil gera ja sorda biljistinussen ger so vælja takk fyri harra formaður sum sagt hetta er hetta er eina heimildarlóg sum ikki sigur hvørja tiltøk skulu setast í verk annað enn at mann sigur mann ikki at fylgja vesturheiminum og tað er ikki so ringt at lesa seg fram til tað tí at listin við tiltøkum tei teir fimm bakkarnir frá es teir liggja v tað liggur viðlagt sum eitt skjal gott nokk frá danska løgmálaráðnum sum eir partur av tí hoyringsskrivinum men fer mann ígjøgnum tann listan s so er kanska ikki so trupult at síggja hvørji tiltøk er viðkomandi fyri føroyar og tað er tað sum landsstýrismaðurin nú arbeiðir við at útgreina hvørji tey tiltøkini eru og e ivist onga løtu í tí at høgni hoydal og politiska baklandið fær greiða kunning og vitan um

áðrenn tað verður sett í verk ja takk gersovæl linhoytal tað er hvussu tann vóni m vit krøv ja okkum í undirritaðu aselvi johannesen í okkara áliti tí at sum billjustinussen veit so so so havi eg esin a tað fndið ei kompromi her tí eg vildi helst havt at mann hevði sær skipanin við mann mann hevði allar flokkar við og e má ikkivera samdur so komu taðfyri tingi men men nú haldi eg at at tíðin er runnursín at tikuk má handlast og tað er sjávandi ein treyt treytja okkum at tað sjálvandi hevðr viðgjørt í utanlandsnevdini o ov skjótt men roynd ir verið skal eg eisin taka í eygnan barm tað er í veruleikanum ikki rætt at einstakir flokkar ella einstakir floksformenn ella forkvinnurnir melda út um tiltøkini tað tað átti at verið áðrenn vit søgdu nakað so áttu að komið ein útmelding frá landsstýrinum at hetta gera vit og at mann viðger tað mann viðger tað kann mann siga innanhýsis áðrenn man melda tað alment út so so har har har hevur tað verið alt ov nógv grugg úti í samfelagnum sum bæði gera okkara støðu sum land trupla men so eisini ger fólkaørsymdarum hvat hvat hendir í føroyum tí at eg haldi allarflestu føroyingar taka undir við tað er bara ein pástandur at vit sjálvandi skuldu handla í mun til okkara búskap men eg eri so ikki samdur ví at estiltøkini eru nóg mikið hjá okkum at handla við eg haldi tey eru ógvuliga jomkæslig
og eru øðanær gjørd bara fyri at verja áhugað
málini hjá tí einstaka arastandinum ja takk sor ta beini johannesen su fær ein viðmerking ger suvæl takfyri harra formaður eg eri nokk samdur í nógvav tí sum høgni hoydaler fór fram her beint og eg hugsaði at spyrja røðaran um t tá tað kemur til dømis til okkara fiskiveiga avtalu er tað ikki rætt tá at løgtingið tekur støðu vist er tað at mann kemur har til at mann tosar um altso at tað kemur av breddan viðvíkjan fiskifelilgaravtalu tí at tað er jú nakað sum ávirkar okkara búskap otað er nakað sum ávirkar arbeiðspláss bæði sjógvi og landi og júst sumrøðarin var inni á í sínari røðu um hettaher við at greina hvussu tað ávirkar okkum ert ikki so kanska ikki
at vit taka støðu tá ið
løtingium takfyriheru formaður tað kann eg jú ikki siga nei til tí at eg skeyti upp at í veruleiansum burdi øll tiltøkini komið fyri og visti tað var bara ein flokkur sum yskta fyrá tingi so átti at verður tað og hetta er stór mál øh tað sum eg tað sum orsøkiliga vit vit hava víst á um at settað inn í lógina tað er tað at vit halda ikki að er neyðugt at at at kasta ljós á tað viðvíkjandi fiskiveðaavtaluni so hava vit hvussu úr tjóðveldi haldi eg eg kann ttala frá javnarflokkin við og allar flokkar vit hava sagt at mann fer ikki inn og broytir tað og tað e taðr tað er nógvar aðrar orsøkir til tað og eisini tí fyr at millum annað tað man sum mann fáa skil á tí sum hendir í norðurhøvum men og men men men tá ið vit tá vit seta handilsteldurøkið í verk vita mælt til so hevr tað verið eitt stórt stig og tað átti kanska eisini at koma fyri tingi men nú er veg komin har til at tað má handla skjótt so vittaka undir við at geva heimildina at fáa tú uttalansnevndina og fáa nakað gjørt men anna
ars hevði eg ynskt at hvørt mál kom fyri tingið ja men nú rennur tíðin út í hálvfjerðs dagar
síðani jatakk so er ta bjarni hammer syr á viðmerking ger so vælja takkfyrhara formaður eg kann viðmerkja at at tað er ringt at skilja kritikkin ímóti javnaðarflokkinum og tjóðveldi og framsókn um at okur skulu seta føroyar í ringt orð í hesum viðvíkjandi tí at tað er ein staðfesting í hesum her álitinum her at tað eru andstøðuflokkarnir sum bakka landsstýrismanninum fult upp ímeðan samgonguflokkarnir hava ynskt eina aðra loysn sum
landsstýrik mann ikki yngsti og fun
mamur ja har er so sára samdur við bjarna hammer og eg havi eisini verið almentu tí upp fýlst á tað so vit vit vit royni veruleika hanm at at gepa landsstýrini okkara ráð og í veruleikanum mæla at vit tilvála landstýrismaðurin fær nakað heim ellir hóast vit er eguliga ónøgv ím framferðina hjá landstýrismanninum sum kanska eisini og blaka bóltin yvir løgtingið fyri drálið hjá hjá landsstýrinum men men eg kann so skoyta upp í afturat í tað veit ikki kanska onkur ber eit sindur firtun um men men eg fari bara lalið meg orðan um di aotomatisk eg fari staðiliga at heita okkara fólkatingsumboð bæði úr ravnaðarflossinm og og um ikki at siga nakað í smálunum uttan at teið tey áttu at verið við saman við okkum verður við til at vart støðu føroya tá mann heði eina felagsstøðu í staðin fyri
fara út og buldra í donskum fjølminum síðari tað er á ta tað er ógvuliga skeilig fyri okkum j cr sum fer
fyri harra formaður okur eru tíverri í teirri vanlukkuligu støðu ati okur í føroyum skulu taka støðu til eitt kríggj sum eru í heiminum eitt krígg sum er í europa og sjálvandi eru okur øgiliga øll somul ávirkaði kensluliga av tí sum gongur fyri seg teimum ræðumleikum sum okur fáa serverað inn í stovuna

eisini vera partur av teimum tiltøkunum sum verða sett í verk og og tað evr verikur við hesum her uppskotinum sum nú verður lagt fyri tingi tað er verið kritikkur av at mann nevnir positivt nøkur vitalviðurskiftir fyri føroyar í uppskotinum men eg haldi at tað er púra natúrligt púra natúrligt og eri slett ikki samdur við teimum sum siga at við sæ es noktar russisku fiskiskipin at koma í eshavn so skulu føroyingar gera tað eisini tí eitt eitt russisk fiskiskit sum kemur í eshavn hevur ongan slett ongan týdning fyri russland nei fri a og fyri es men fiskivinnusamstarvið sum okur hava við við russland hevur alstóran týdning fyri føroyar tað kann samanberast við at okur okur avlýsa at okur keypa ikki gass úr úr usslandi og tí má europa halda uppat at keypa gass tað gevur væl longa meining oku okur keypa sletki gass úr úr russlandi o og es hevur einki einki minmalt og einki fiskivinnusamstarv við við russlandi tí má mann má mann taka støðugu til hvørt einstak land sjálvandi tí skal tað vera lutfalsliga tað má vera propesionalitetur í tí sum mann ger man kann ikki bara siga egeskir hatta so gera okur hetta tað má vera samanhangur í teimum tingunum sum okur gera og tað hava akkurátsum skilt okur so tað er eitt sindur tað er eitt sindur spell eg havi alla tíðina hildið at at hesum spurningunum sum fyroa landsstýrið skal seta tiltøk verk so skuldi mann komað í hvønn einstøkummáli í tinginum tað er einki ikki eitt einasta tiltak sum as hevur sett í verk sum hevur relevans fyri føroyar løtuni so kann mann so tosa um drál og so kann mann so tosa um at mann skuldi gert skjótari av men okur selja ikki rakettuvísin til til russland ella ella flogføri ella annað selja mat og selja fisk eingin hevur enn beigotta tað í europa mær vitandi og tey londini sum okur samanbýrakur við arbeiðisaman við eisini tey hava ikki mær vitandi bannað russiskum fiskiskipum at koma í teirra havnir eg haldi at fiskivinnusamstarvið í norðuratlantshavinum er vetalt og týðandi fyri føroyska samfelagið og fyri at fáa eitt kilagott fiskivinnusamstarv so má man hava allar partar við eeri nokk so sikkur í at tann fiskur sum okur geva russlandi okra fiskiváðaravtalu tann fiskin høvdu russað at fiska í altjóðasjógvi vist tað vildi tað og eingin avtala var og tí má mann tá má mann viða sker tingini upp og siga hvt hvat týdning hevur hetta í veruleikanum tað sum hann ger og kunnu ikki bara siga hann ger hatta so ger okum tað sama tað ger eingin í es hvør lagar tiltøkini eftir sínum viðurskiftum og eftir síni búskaparligu støðu eitt annað áhugavert kjak er komið á breddan og tað er hetta her kjakið at býta heimin upp í íja vinir fíggindar nøkur sum eru óndari enn onnur ella ella hvat er og oso skal mann so skal mann agera eg haldi akse vel johannesen segði at okur mugu okur mugu arbeiða saman við teimum partun av heiminum sum sum líkist okur tað kann blíva øgiliga smalt es arbeiddi í fjør við at seta tiltøk í verk móti føroyum tí okur ikki vóru samdir um ferðandi fiskastovnur vist teir skuldu lukkast teimum at avskorað í allan tann russiska marknaðin og teir sum sett tiltøk í verk so mugnaði tiltøkini hjá es nógv kraftigar ímóti føroyum enn begir gjørt russiski marknaður upp ting hanga saman og tí ska mann vera øgiliga varin varin við við tí sum mann við tí sum mann ger ta bleiv nevnt eisini at at mann var stoltur av undir seinna veraldabardagar mann flutti fisk niður til niður til bretlands tað var ikki tí at mann ætlaði at metta at bretar tað var tía man kepti pengar uppá tað undir fyrra veraldarbardaga fyrra veraldabardaga flutti føroyingar fisk niður til týsklands tí at týskari betaltu betri pengar fyri fiskin tá tað ber sjálvandi ikki til undir øðrum veraldabardagar so tað sloppu ikki tann vegin tað er toll forðingar tað er toll forðingar sum føroyar hava í dag í mun til esmarknaðin eru nógv kraftigar tiltøk enn tað sum enn tað sum es í d hevur sett í gildi ímóti móti russlandi altso mann kann mann kann venda tingin ymsastaðni og tí er øgiliga farligt at leggja eggini eina kurv og tí havi eg sagt okur mungnu royna at royna at handla við allan heimin

hugsingar hugsanir um um mørk fyri morali vi tykki og menniskjaansligheit á tað eg haldi ikki nakarhevur nakað meira enn nakar annar okur eru øll rímiliga væl sprottin úr sama jørðhildi í so máta men heimurin er øgiliga fjøltáttaðurog øgiliga ymiskur tá ið tað kemur til til teir spurningarnar og tað kann blíva øgiliga einsporar visi okur fara atnágreina tað í uttanríkispolitikki so er tað skjólvt okur eta okur í tí okur halda okur vera nógv beturi enn enn onnur so eg haldi at okur hava gjørt tað sum rættir at gera okur hava givið landsstýrismannin heimild til at seta tey tiltøkini í verk sum bæði løgmaður og landsstýrismaðurin havar sagt sum es og okra grannalond seta í verk okur hava ikki avvíst at seta nakað annað verk men kom so í tingi viðtí visti tað skal tað skal vera men tað er øgiliga stórur munur á hasum ymisku pørtunum okra búskapur er øgiliga okra útflutningur er øgiliga øgiliga øgiliga einstottaður okara venu vegir tað er fiskivinnan fiskur og aling og tað er næstan tað og viðseg tí má mann bordera hvør landið sær og tí mugu okur sum ábyrgdar fullir politikarar í føroyum eisini vordera tað og tú meta okur avgjørt at skal mann seta tiltøk í verk sum ávirka fiskivinnusamstarvið ella sum ávirka a okra útflutning so er tað føroya løgting sum sum skal positivt taka støðu til tað okur eru fult av linju fult av linju við tað sum es og og grannalondini hjá okur gera so eg haldi ati okur áttu at kunnað blívað samd púrasamd um hesi hetta heruppskotið tí tað er øgiliga lít
sum skilur okur ella partar av okrum takk fyri
ja takk so er tað viðmerkingar tað er fyrstur akseli johannesen ja takk fyri harra formaður eg haldi atvsu eg skilti jacob rætt so kann e fara ótakat rætta mæ misskilti hann altso sum støðan er í løtuni so er es sett bann ímóti russiskum skipum í eshavnum og undantikin nøkrum nøkrum bólkum millum annað fiskiskipum har haldi gat vit skuldu fylgja es seta bannð ímóti russiskskipuum og undirtaka fiskivinnuvit gera tað saman øh men mín meining er nokk so greið hon er greið at fer es eisini at banna rusisku fiskiskipin so eiga vit í føroyum gera tað eisini skilti eg jacobb vestergad rætt so heldur hann ikki v skuldi tað og er tað rætt skilt og tá jacobs sigur tar at tað bara jacobssita jakob vestergaard ár
ella hevur hann tað er tað fólkaflokkurin sum sigur tað
jcovestegaard takk fyri harra formaður so má løgtingið taka støðu til tað soleiðis sum okur hava skrivað í álitinum og tá má mann vordera hvat týdning teð hevur fyri føroyar í mun til hvat týdning tað hevur fyri es at banna russisku skipina koma í eshavn tað hevur ongan týdning fyri es tað er sama dømi sum eg nevndi um at føroyar melda út okur keypi seg gass í russland meir og tí má es halda uppat við tí okur keypikigassur úr russlandi og tí vilja ongan týdning at melda tað út tað hevur ongan týdning fyri es at melda út at russisk fiskiskip kom ikki í eshavn slett ongan týdning men vetalan týdning fyri okur vetalan tí má mann laga tað og tí er ikki slett ikki samdur um at vissi eg sigi tað so fylgja okur blint eftir okur mugu taka okra egnu støðu til hvat okur gera
eisini út frá hvat onnur gera
takk fyri hava farmaður tá takk so tað bjørt tú sama sennismun fyri fyri mær syngdjóðar væl takk fyri eg kann fyri sovið gott fylgja tankagongdini um hetta við at tað má vera javnvág í tað kann eg gott men jøkup vesturgaard nevnir hetta sum øðan nógv hava nevnt nú seinastuni at es-londini steðga ikki innflutningi av matist ella útflutningi av mati til russland men tá ið vit øll vita at russland steðgaði innflutningi bæði frá usa og kanada á eslondunum og fleiri við í tvey túsund og fjúrtan sum aftur svar til boykott úr hesum londunum so eru sjálvnar nakað útflutning av mati frá hesum londunum í es og tað sama galdar hann bæði fyri norra íslandi sum eisini blívur raktur av innflutningsbannir frá úr russlandi í fimtan so vit skulu gera tað sama sum hinum í londini eru vit so ikki noydd
til eisini at kjakast um okkara útflutning
g til russlands urja harra formaður tað er ikki nakað sum tey leindini hava tikið støðu til tað er nakað sum russland tikið støðu til ati bannað ávísum ávísum matvørum og matvørur matvørurflytur millum fullspygg tað er ávísar matvørur sum sum eru bannaðar og og og tá ið tað eru okur sum bara útflyta fisk ja men so er tað nokk so natúrligt at at okur útsyta fisk annar r annar er verður flutt millum millum londini meni tað sum eg royni at siga tað má vera lutfalsliga propertinalitetur í og tí kunnu okur ki blint fylgja og siga at tá ið tá ið nøkur gera tað so fylgja okur tropp tí tað hevur øgiliga ymiska ávirka ymiska ávirkan á hesi ymisku londini og hyggu mann eftir es
so laga hvørt limalandið seg eftir hvussu teirra viðurskiftir
annars er takk fyri ja takk so ta ingilin didisen strøm ger so vælr formaður janei orsaka jakovestegaard nevnir tað at einki av teimum revsitiltøkunum sum es hevur sett í verk inntil víðari er relevant fyri føroyar og eisini tað at vit skulu taka støðu hvørt landið sær samstundisso hava vit hoyrt útmendingar frá samgonguni um at føroyar fylgja í vesturheiminum og fr føroyar fylgjar es h so eg kundi egentliga onkursvegna hugsað mær at spurt eisini í mun til heta her sum jakuvestegard sigur um at vit skulu ikki deila heimin upp í fíggindar og vinir
hvat fyri revsitiltøk heldur jaco vestergaard at vit skulu
seta í verk ímóti russlandi takk fyri takk tjú so væl jakobussegurði takk fyri harra formaður er partur av hannum álitil sum heimilandansstýrismanninum at seta tey tiltøk í verk sum sum es hevur sett í verk við undantaki av nøkrum tingum sum eru vitál fyri føroyska samfelagið sum eg haldi at tað er rímiligt at føroya løgting tekur støðu til báðir tí at føroya løgting skal taka støðu til tað og eisini tí at landsinsmaðurin ikki kemur undir eitt óneyðugt og virðiligt trýst frá ymiskum pørtum so er tað føroya løgting sum so kann taka støðu til vistir fiskunnssamstarvi ella fiskuniútflutningurum ítøkiliga tað er tað límiløgd men eg haldi at eg eri fast við at tað sum eg síggi so ætla eg hasa ikki at raka tann meini av russarin og eg veit hjá til at eg eri hjá til at eg havi hjá til at yvirblikk yvir um um handilstiltøk heila takið hava hava hjálpt
so elja nógv í heiminum har mann he
hevur sett handilstiltøk í verk takk fyri harra formaðurjatakk so er tað bjarni kárassom petersen sfarein viðmerking ger so væltakk fyri harra formaður tað eru tað er áhugavert at at jakub vestevard gaard grundgevur við at at her eru nøkur ting sum er so týðandi at mann má tryggja sær at tað kemur oman í tingi til viðgerðar hann hevur annars í øðrum málum sum hava ein uttanríkispolitiskan dám sagt at har er landsstýrismaðurin suvorenur aftaná at hann hevur verið í samráð við uttanlandsnevndina so eg havi trupult við at skilja hvør munurin er hinar ferðirnar tá jakov vestegaad hevur grundgivinð fyri at landssýrismaðurin kann geras sum hann vilog og so nú tá ið tað hann má líkasum hava hond í hanga við tí her í tinginum hvør munurin er har og so eitt sindur sami spurningur sum ingilin didiksen strøm var inni á við at seta hetta her undantakið við útflutninginum og so framvegis so er einki hjá føroyum at gera yvirhøvur sum rakar russland upp án nakran máta er tað rættskilt at vit skulu
so bara hava hendur í
og gera einki tað er tað eg standtakk fyri harra formaður í hesum málinum hevur føroya løgting fullan avgerðarrætt fullan avgerðarrætt við tað sum okur seta í verk tað verður framt í hinum málinum sum nevnt verður hevur føroyar ikki fullan avgerðarrætt og løgtingið ikki fullan avgerðar rætt og eg haldi at tað er skeivt at at løgføroya løgting bara skal brúkast til úttalis tí ein annan myndugleiki hevur heimild til at seta tað í verk óðansett óðansetha føroya løgting sigur ella ger tað er høvuðsorsøkin nei eg haldi at okur skula fylgja vesturheiminum tað tænir ongum ongum endamáli at gera nakað annað og tað sum okur hava samtykt í dag ella fara samtykkja viðse okur fylgja hesum uppskotunum tað er tað at okur eru partur av tí sum vesturheiminin ger og so kann mann borderaanttilnakað ella einki og hvat týdning tað hevur hvørt landið sær lagar ni laga tiltøkini eftir hvat tey halda er skilagott og mann keypir okkum eva í einasta dag fyri milliardir av gassi úr úr russlandi og og og so kann mann so vordera hvussu hvussu nógv høglarí
orsaka útsiskjumen eri er í hesum og ikki takk fyri harra formaður
hetta er eittsera týdningarmikið mál við viðgerð í dag og eg má so bara byrja við ati hermast eitt sindur um at tað ikki var eit samt álit frá uttanlandsnevndini tað átti tað verið í málnum sum hesum men eg eri fegin um at tjóðveldi og javnaðarflokkurin standa saman við landsstýrinum í hesum málunum eisini hóast vit ikki eru heilt samd og høvdu ynskt at ja fyrst og fremst høvdu vit ynskt at landsins leiðslan loypandi hevði kallað flokkarnar saman og havt teit forðið mar mann viðgjørdi hesi sera truplu tingini alla tíðina heimurin er kríggj harra formaður tað er eitt kríggj í europa og hvat snýr tað seg um ja fyrst og fremst snýr tað seg sjálvandi um at t kríggj í einum landi sum erueitt av størru londunum í europa og har fólk flýggja um hálsu herðar og summi av teimum koma til føroyar men bumburnar bresta ikki beint rundan um oyruni á okkum her í føroyum og tað er kanska orsøkin til at vit ikki nóg væl síggja hvat hetta kríggið soleiðis heilt grundleggjandi snýr seg um og tað er nemliga eitt kríggj eitt álop á fólkaræði í eitt álop á fólkaræði í okkara parti av heiminum eg veit vær atað er álop á fólkaræði sum nógvum pørtum av heiminum og vit eiga altíð at gera vart við at tað eru vit ímóti og taka vfrástøðu frá men tá i taðein dá er innan fyri okkara egnu gott í okkara heimsparti so má eg siga at vit eru noydd til at síggja álvaran av at ippa vit bara økslu siga nú fara vit at royna at sleppa burtur um úr hesum sum lættast jamen so eru vit sek í teirri løtu at hetta kríggið útvikla seg og breiðir seg og enn verri um tað fer at lukkast harðrenda stýrinum í í í í moskva atleggja inn undir seg lond sum annars høvdu full sjálvræði og vóru sjálvstøðug lond og tað haldi eg tann ólvarsami parturin í hesum tað er at vit mugu diskutera hvat er okkara partur av hesum krígnum nú havi vit tosað oyliga nógv um skuldu skip kunna leggja til kaiy í í føroyum og vístu verið á at fiskiskip verða mett aftaná at trúgva tað tók langa langa tíð at fáa greitt svar upp men so er tað blivið greitt at fiskiskipið er undantikin men vit kunnu seta okkum sjálva spurningin nú vóru vit í fuglafrjaði her o vikuskiftunum og har lógu nøkur russisk skip við kayy tá ið vit tóku myndir í í vøkru bygdini og eg hugsi akkursum var hetta annar veraddabardagi høvdu vit góðtikið eitt týskt skip yvirhøvur lógu við kyy í føroyum tað høvdu vit neyvan okkara grundgevin fyriat góðtaka at tað er so at fiskiskip eru undantikin og tað eru tey so møguliga leingi afturat møguliga stutt afturat tað tað vita vit ikki tú verður tosað nógv um javnvág at at føroyar skal gera tað sum svara til tað sum onnur lond gera og so má vísta á at vit eiga ikki at steðga okkara útflutningi av av fiski tí at onnur lond hava ikki steðgað teira tluti av matvørumi men har má monn so siga tá ið tað kemur til fisk og búnaðarvørur er og búnaðarvørur í øllum førum hava sera stóran týdning í nógvum egs londum so steðgaði tann útflutningurin í tvey túsund og fjúrtan og tað bleiv so steðgað av russlandi tí tey noktaðu innflutningi av matvørumi og tað rakti eisini okkara grannaland ísland og norra í tvey túsund og fimtan og tað er so tí at hetta

og hesi londini hava so kan mann siga nógvir lættari møguleikar bæði ísland og norra og á øll egaslonduni tey hava nógv betri møguleikar enn vit fyri at skaffa sær aðrar marknaðir tí at føroyar detta sum vit vita niðr ímillum fleiri stólar vit eru ikkieitt sjálvstøðugt land tí kunnu vit ikki gerast partur av eps soleiðis sum ísland og norra eru vit sleppa heldurs ordiligat efta eftalondini eri ikki so øgiliga áhugaðir summi av teimum í øllum førum at fáa okkum uppí tann vegin kundu vit annars fingið atgongd til eina langa langa langa røð á marknaðum upp ímótir eg haldi tað eru níggjuog tjúgu fríhandilssáttmálar efta hevur og so hava tey fleiri sáttmálaaftrat sum líkjast tí so vit eru rættiliga skerd tí vit ikki sjálvsøand og ikki kunnu leggja viðurskiftini til rættis eftir okkara egna tørvi om vit síggja tað aftur nú vit detta niðr ímillum vit skuldu spyrja danir fyrst kunnu vit gera eina lóg so teiy ganga fleiri vikur úrslitið er tað at vinnan og um marknaðurin hevur langt síðani steðgað okkum vitvit altso okkara útflutningur sum er ein so stórur partur av okkara inntøkunm í hesum landinum vit hava longu mist ta marknaðin bæði u ukrain og russlandi og fyrst og fremst tí ati fyritøkur eru steðgaðiar at útflyta tí at kríggið gera men ikki far útflutt og so frameftir hvussu gott hevði tað ikki verið at vit høvdu verið sótt úti og sagt hetta er tað at føroyar gera vit vilja ikki samstarva við lond sum loypa á onnur fræls lond vit vilja gjarna samstarva við russlandi viðrussland gevst við hesum krígnum men vit fara at brúka vit fara atifinna okkum aðrar marknaðir og og so annars harra formaður at flokkarnir loypandi í hesari tíðini høvdu verið kallaðir inn formenir í flokkunum soleiðis at mann kundi tosa við einari tungu um at máa líka sleppa at leggja afturat harra tá eg so síggi at fólkatingslimir úttala seg til miðlarnar uttanlands og siga ting sum skaða okkum beinleiðis tá er tað mær ovboi tað er ikki í lagi yvirhøvur at vit hava leysar kanónir sum úttala sum uttanrikispolitikk úti í heimi tað er so ikki í lagi tá ið vit eiga at tosa við einari
soleiðis at føroyar ikki verður skatt av hesari støðuni og vit kunnu koma betala ein høgan prís við sítt ikki velja rætta síðuni
ja so er taviðmerk bjarni kárason fyrst gersuvæl øhharra formaður sjálvandi haldi eg attað er ræðuliga óambitijøst at mann aftaná níggjuogtrýss dagar eru til eina aðru viðgerð um sanktiónir og eg haldi at vit kunnu staðfesta nokk so greitt at tað fer ikki at fáa nakrar konkretar avleiðingar fyri føroyska búskapin fyri føroyskt vinnulív og í forleingilsi av tí russiskir og kopantar og nú nú var bjørt samuelsen inni á hesin her við at tað eru nakrir fólkatingslimur sum sum sum skaða umdømi hjá hjá føroyar hvussu sær mann upp á tað tí at nú er tað sannlíkt at vit ikki fara at útflyta so nógv russland sum vit hava su mám mannfinna aðrar marknaðir hvussu heldur mann at onnur lond síggja upp á tað at vit ikki hava verið soludarisk og gjøgnumført sanktión
kunir sum muna tá ið mann skal fáa gudvel frá øðrum marknaðinum nú hugsi eg kanska um serliga um es
soarastaðn sja ja takk fyri men tað er nettupp orsakað av tí at eg vil sstaðiliga ávara ímóti at mann ger hetta málið tla partapolitiskt mál hettrarat mál har føroyar eru í eina sera truplari støðu tí vit hava ikki so nógvar aðrar marknaðir og tað eru heldur ikki so einfalt at siga tað mann bara skal steðga frá degi til dags tá ið tað hevur so stóra ávirkan men nú er okkara útflutningur longu raktir men tað er ikki orsakað átøkum frá landsstýrinum eg hevði tí ynskt at mann samlaðist og alla tíðina fekk atso mann fekk nanaliserað støðuna allatíðina loypandi flokkarnir samdust um hvat er tað vit siga útá il og so eisini at landsstýrið var skjótt úti at reagera tá ið hesar her røddirnar eru í okkara grannalondum nú sum sum hanga føroyar út púra órímiliga so púrasta órímiliga og tað er har eg haldi e eitt sindur vandamikið við tí sum eg kallaði leysum kanónum sum eg haldi at fólkatingslimirnir lætt kunnu blíva tá ið teir blíva teir sum blíva spurdir um uttanrikisviðurskiftini í føroyum og ikki føroya løgmaður ella tann føroyski uttanríðisáhan so tað kann seta okkum í eina sera
har bara støði sum kann koma at pína nógv
fram í tíðini ja so er tað helgi abramsen harra formaðu ja eg halditað er øgiliga óheppi at at an byrjar at planda fullveldistríð upp í hetta her málið hetta er alt fór alvorliðt til tað og visti mann vil loysa so loysi mann oglat sum vera summamánn taka tað sum er innanfyri og tá að kemur til fólkatingsmenn nú veit ikki hvørn skaðast ið gjørt eg haldi tað kann iki at blíva óheppið kenni eitt dømi um at ein fólkatingsmaður einaferð bjóðaði ein sum kallað eist píshtimond á vitjan í fólkatinginum g í føroyum tað er ótrúliga óheppið og tað hevur eisini skattføroyskviðurskiftini ímóti í spania so tað er púra eingin ivi um at ta rætt sum bjørt samel sigur at fólkalings
tá ein onur skulu ansa eftir
tigur pat at gera út móti heiminum takk fyri bjrtakk fyri eg haldi tað ati viðmerkingin hjá helga abramsen kanska eisini vísir tað at hetta verður ikki tikið í nóg stórum álvara føroyar eiga at tala úta til við eina rødd vit eiga ikki at hava allar allar møguligir boðskapir um at landsstýriðgerðið hett á landssíri gerðii hatta og helgur abramsen hvat siga hvat hann vil men signalini hava verið ógvuliga blandaðir g ógvuliga ógreið og tí er man komin í hisa støðuna og tí er eisini rætting komi fyrst frá fólkatingslimunum og so spær onkrum øðrum at tað er ikki líka tað sum anhevi sagt um an ei sagt okkurt annað og so víðari men støðan og niðurstøðan er tann at umheimurin sjálvt okkara grannalond vita ikki ordilga hvat føroyar stendu fyri løtuni og tað tók næstan tveir mánaðar áðrenn landsstýrismaðurin kom við lógaruppskotinum hví tí tað fyrst skuldi ígjøgnum dansku stjórnu tey skuldu góðkenna tað so víðari vit skuldu ikki leggja okkara partapolitisku støðutakan til viks men vit skuldu standa saman eisini helgi abramsen og eg í truplum málm sum hesum og tí ger tjóðveldið
tí stuðlar tjóðveldið landsstýrinum í hesum uppskotinum takk fyri ja so er tað bjarni kárasun petersen sum fær orðið
takk fyri harra formaður eingin loyna ati at støðan í ukraina er er miltsagt vanlukkulig vit síggja krígsbrotsverk hvønn dan er e einasta dag vit síggja systematisk brot á mannarættindi fólk eru rikin frá húsu heim nógvir flóttar eru á vegin til vestureuropa tað er ein humaniter kreppa og sum nakað nýtt í øllum førum mínari livi tíð tað er at eg er aftur kríggi í europa ætá ið russland anokteraði krimholvoynna í tvey túsund og fjúrtan tá minnist eg hvussu føroyar lokreraði væl upp á ta kreppuna ella avleiðingarnar av tí kreppuni eg skal ikki kunna taka dagar ímillum um tað var ein røtt ella forkert avgerða at økja um marknaðarpartin russlandi aftaná tvey túsund og fjúrtan men eitt sum eg minnist væl tað er hvussu eg helt ta europa ella es gjørdi ov lítið tað fekst nokk sagt ongar avleiðingar av týdningi fyri russland at teir tóku ein landslut hjá ukraina og setti tað undir russiskum veldi

hevur europa at svara europa hevur gjørt nakrar aumfatandi sanktiónir saman við millum annað usa og øðrum vesturlendskum londum og eg veit at mann blívur við at hektasta upp á at mann ikki kann at tað var blíva við at selja at keypa gass úr russlandi og blíva við at útflyta vørur men mann má eisini vera praktiskur eg kann heilsa og siga at europa og ikki tykkum at siga dugar nógv upp á russisk gass og tað er ikki nakað sum mann avviklar frá degi til dags tað at steðga við keypinum av gassi til meginlands europa krevur at mann umbyggir infrakervi til at móttaka hetta gassi sum nú er so koyrir tað ígjøgnum nøkur rør tvørtur um europa og hitar millum annað húsið í í týsklandi og fabrikki úr polin men nú hevur mann so sett sær fyri innan eitt hálvt ár at útfasa hetta gassi hvussu ger mann tað mann ger masivar íløgur í infrakervi í millum annað týsklandi til at kunna móttaka lang altso flótandi gass framum tað gassið sum kemur úr teimum russisku rørunum so hetta við at siga at europa einki ger er nakað fjas tað er bara ein spurningur um tíðarlinju og hvat ber til men tað tók altso okkum her í føroyum níggjuogtrýss dagar at koma til eina aðru viðgerð upp á eina heimild upp á nakrar sanktiónir sum ikki fara at hava nakrantýdning tað er undir allari átalu eg haldi tað er øgiliga øgiliga heimføðisligt undir brátligt mann sær seg ikki seg sum ein partur av heiminum mann sær ikki seg sum ein partur av vesturlendska virðisfelagsskapinum hóast løgmaður hevur tosað uppi saman um hetta við at taka ábyrgd og vera ein partur av vesturhoyminum tað er blivið so innantømt tá mann sær hvat ið landsstýrið og samgongan ætlanar hvørjum viðvíkur sanktiónir mótvegis russlandi og harafturat verður hetta uppskotið samtykt so skal tað aftur til eina triðju viðgerð og so fær landsstýrismaðurin tríggjar vikur til at gera nakrar kunngerðir soleiðis at hesar heimildirnar sum ikki fara at hava nakran týdning kunnu verða settaríkraft øh sjálvandi tann yvirorðnaði spurningurin sum eg haldi er viktigur at seta eitt ír politisk prosess og annað men hvat skal okkara forold vera til russland framyvir vit hava lært at vit kunnu ikki stóð upp á russland áðrenn innrásin í ukraina tann fýraogtjúgunda februar tá var eg millum annað ein av teimum sum sótu iva um hvørt tað var eitt gott hugskot at gera okkara forhold við russland minni sterkt ella ella ella at vit ikki dugaðu so nógv upp á russland tí at eg visti tað hevði stóran týdning fyri okkara útflutningsfirði men tíðirnar og umstøðurnar eru so radikalt broyttar at tað gevur sletki meining at sáa iva um hvørtið vit skuldu taka frástøðu frá ella vera vinir við russlandi russland hevur vr gjørt eina innrás í eitt annað europeiskt land og hevur sum eg byrjaði við at siga frmt rígsbrottverk framt brot a mannarættindum dripið túsund tals sevil og túsund tals hermenn fyri at leggja teritoriu inn undir seg einki annað tað er iki ein spurningur um at viðurkenna tunesskul oghandsk tað er ikki ein spurningur um at avnastifiserað ukraina tá eit gjørt eina innrás fyri at taka ukraina aksel ve johannesen nevndi tað at vistu ukrainar steðga við at kempa sao er einki ukraina men vistú russar steðga við at kempa so er einki kríggj og tað haldi eghan hevur púra rætt í okkara forhold til russland tað er ringt at spáa um hvønn hvønn veg tað kann ferða fara men upá á langt sigt so skulu vit í øllum førum tá ið tað tá ið tað viðvíkur okkara útflutningsfirði fáa ein meira diversifiseraða núflutning vit mugu fáa aðrar marknaðir tað er nakað sum eg sjálvur havi umrøtt rælia nógv her á tingi við munnligum fyrispurningum og annað men tað er júst av hesari orsøk at vit skuldu hava størri útflutningsella marknaðarmøguleika fyri útflutning tað er nettupp soleiðis at vit ikki koyra øll eggini í einari kurv tað var eisini tímað at grundgæv fyri betri marknaðaratgongd tá ið egsvaldið á beikhotta okkum tað rtí at vit kunnu ikki dúga upp á ein einkuldan marknaðir for nógv og í hesum førinum kunnu vit so slett ikki dúga upp á tann russiska marknaðin tí at es lyftir gott nokk sínar sanktiónir nokk so tíðliga men russland er ein so óstøðugur marknaður og tað kenna vit eisini av okkara royndum at tað er p á sigt óábyrgdarfult ella ábyrgdarleyst at duga for nógv upp á tann marknaðin og tá tosi eg ikki bara um kríggj og annað men eisini bara tað at tað er so nógvur politiskur instabilitet í russlandi el la gevas setki meining tí haldi at vit skulu fara frá at hava forstóran marknaðarpart í russlandi av okkara útflutningi vit skulu leita til aðrar marknaðir fáa betri marknaðaravtalur við es fáa betri marknaðaravtalur við usa fáa betri marknaðaravtalur við lond í suðuramerika og so framvegis eitt sum eg haldi er áhugavert og sum eg beitt merki í ta er tað at mann dtær grundgevingarnar sum meirilutini í utanlandsnevndini gevur í dag eru júst júst tað øvutu avkatt fyri grundgevingar vórðu tá ið mann viðgjørdi radaramálið og hvørt um tað skuldi vera til støðutaka her í tinginum tá ndingamal við at landsstýrismaðurin saman við uttanlandsnevndini var sovorenur og at ha va ikki nakar tingið skuldi taka støðu til og so framvegis nú sigur mann púra øvugt landsstýrismaðurin má ikki standa einsamallur við ein so prinsipiella avgerð og tað má í tingi til støðutakan so har í øllum førum einki undirliggjandi prinsipp aftan fyri hvørjar mannagongdir eru tá tað kemur til føroyskan uttanríkistrygdar og verjupolitikk tað haldi eg er forferdiligt øh so snakkar mann um hetta her við at tað gan ganga út út yvir baranshavi gaman í kanda tað men vit mugu eisini royna at seta tann trupla spurningin er tað nakað sum vit vilja varðveita pá sigt kann tað kanska enntá geva meining at sleppa barruns av nú hugsi eg sjálvandi nógv ár fram í tíðina men tað er ræðuliga týdningarmikið at tá vit hava við einum stat at gera sum er so ekspansjonistiskur og vit leggja landinundir sær at vit ikki eru prísgivin úrt frá einum øki har vit fiska kvotur vit snakka um kríggj tá eru kvotur undirorðnaðrar mínari vegð sjálvandi viðurkenni eg at tað hevur stóran týdning fyri tann føroyska búskapin tað hevur stóran týdning fyri føroyska arbeiðspláss men pá sigt mugu vit altso velja hvat gagnar føroyar í tí langa bananu tí hetta her er løtuvinningur tað sum vit hava útflutt til russland frá tvey túsund og fjúrtan til nú tað var løtuvinningur tí mugu vit hava eina strategi um hvat vit vilja við føroyskan núflutning ug hvat vit vilja við føroyskan uttanrikspolitikk og deplomati marknaðurin í russlandi hann er sum sagt óstøðugur og tí haldi at vit eiga systematiskt at útfasa tað so tað ikki verður ein spurningur um útflutning tá ið vit skulu viðgera hvørs vit vilja fordøma eitt land sum ger innráðsr á eitt annað land má má minnast til at tað einasta amboðið vit hava tá ið ein stórmakt ger innrás í eit annað land tað er sangsjónir har er einki tað er eingin hægri inn stansur ella nakar hægstur aftur sum kann avgerðar á russlandi hevur brotið á altjóða lóg og so skal revsast fyri tað tað er einki í altjóða politikki har er tað tann sum hevur atonvápni sum bestemmar men mann kann berjast ímóti við okvið okonomini og tí haldi eg eisini at tað er undarligt at mann velur í føroyum siga at vit fylgja vesturoyminum fyri tað fyrsta havi ikki alinsvíka tað betíðir gangi út frá tat betýðir at mann fylgir tey tilmælini sum koma frá st og sum eus koyrar ígjøgnum sína skipan men eg skilji g ikki hví at tað skal vera okkara bancismark fyri hvat vit gera í føroyum ikki tosa okkara millum og siga hvat vilja vit gera fyri at hjálpa ukrainum og fyri at revsa russland heldur hannar bara hekta okkum upp á eina europeiska skipan sum ongar avleiðingar far fyri føroyar og harvið eisini ongar avleiðingar far fyri russland av tí sama so verður hetta her uppskotið eitt eiti at tað hevur ongan praktiskan týdning ongan og tað er sera harmurin vit áttu fyri langari tíð síðani slivð flokkarnar saman og tosa um hvat vit vilja gera fyri at raka russland og fyri at bjarga ukraina hetta handlar ikki um at bara gera lívið sústkur há russum hetta handlar um at bjarga ukraina tá haldi eg at kvotur eru undirvorðnar nú havi ikki nógva tíð eftir harra formaður vit fara at treyðugt taka undir við hesum her uppskotinum tí vit føla at mann má gera okkurt má vi ølum førnum
heimildirnar til tað men eg haldi at prosessin hevur verið skeiv vinklingin hevur verið skeiv motivin hevur verið skeiv og eg haldi at hetta er øgiliga lítið menniskjastligt yvir fyri ta støðuna sum vit síggja
eg hevði gevað hopað í dag takk fyri tú er nólsoyar joensen øllum við mær fyri takk fyri harra formaður ja eg eri púra samdur í tí sum bjarni koyra sum fór fram í mun til at hetta her uppskotið nú sum fyri liggur sum egentliga er einki altso tað er tað er bara tað er bara at mann tykist ábyrgdina frá landsstýrismanninum og til løgtingið at avgera einaferð hvat skal gerast og ja so finnur mann tað av tí og einaferð kanska men vit mugu ikki gloyma tað at føroyar eru ein stór tjóð tá tað kemur til fiskivinnu og eg beri ongan ótta fyri at tá ið vónandi putin er tað verður gjørt eitt kubb móti honum um eina tíð har yviri at russland framvegur eisini fer at halda seg til føroyar á fiskivinnuøkinum akkurát líka sum tað hevur verið í ár tí at føroyar eru so týdningarmikið og vit fara ikki og nú hevur tað verið stórt nógv fyri at tað fer at ávirka okkara fiskivinnu samstarvsfýr sínum tað er berið ongan banga fyri tí vit verða akkurát líka stór aftaná og ruslan fer at verða avhangað av okkum í nógvar møttir so tað er bara hug at siga og tí er eitt her at tí er eitt eitt sindur løgin kensla standa viðgera at tað er sum eg
er li ett uppskot sum eg gligi einki er við føroya vit við standa vegumsorðnarør
takk fyri harra formaður og takk til jón nols joensen fyri viðmerkingina altso nú minnist eg ikki lyklatølini men eg haldi at europa útflt ella es útflytur fiskavørur til russlands fyrian sjey hunrað og hlvtrýss milliónir meðan føroyar útflytir fyri kanska tvær eina hálva milliard og tað er í mátustokki ræðiliga nógvur munur áha vt valdu at beikotta so høvdu vit í øllum førum gjørt lívi ð súrt fyri antin ta russisku e litina ella fyri tað russiska fólkið men tað er ikki soeiðist at tey fara at líga hungursneyð tað er ikki tað sum eg meiningin vit vilja ikki svølta nakran russara vit vilju helst ikki svølta nakran ukraina tað er ein spurningur um at royna at fáa fólkið at vera so ónøgd við stjórnina sum hon er at tað kemur eitt stjórnarskifti tí at vit hava sæð hvat ið putun kann gera hitt við fiskivinnusamstarvi eg haldi sjálvur at vit mugu ikki vera vit mugu ikki vera prísgivin út frá til dømis barenshavi ella onkra fiskivinnuavtalu um vit skulu sansionera eitt land
fyri at gera eina innrás í eitt annað land
altso hetta er fullstendiliga úti a proportiónum takk fyri jatakk yhara formaður tað bleiv víst fram ati frá fólkaflokkinum at tað russiska fiskivinnusamstarvið er vitalt er vitalt fyri føroyar mín spurningur tim bjarna kárason petersen er hvussu vitalt er kríggið fyri tann almindiliga borgarin viðkraini sum verður bombaður sundur og skotin úti á danskar vanligari gøtu uttan fyri barnagarði uttanfyri skúlahar er tað vitalt kann mann samanbera eitt fiskivinnu samstarv við eitt tyroni í sambandi við at blíva sum er vetalt samanbera vitalt at fiskivinsu samstar verur betalt og eitt veruligt vitalt
vitaðla ger sum drepur túsundavís av fólki
takk fyria formaður og gadnihammer er júst inni á kjarnini í hesum ær tað sigur eitt sindur hvussu konfortapul vit ekingl eru ghvussu nógv vil eisini eganguliga verða stýrd av tí stóra kapitalinum í føroyum í ukraina valda kríggj fólk bæði síg vil og hernafólk verða bumbaði sundur og saman og tað er heldur ikki sjá hesar russlandi nakrar vinnar altso russiskar mammur standa og gráta tí at synirnir eru falnir í okraina fyri eina sak sum eg ikki í meining yvirhøtá bliknar ein fiskivinnueit avtala samanberingar hitt mann skal minnast til vit eru blívin so makulig altso síðani tvey túsund og fjúrtan tá ið búskaparframgongdin orsakað av júst handlinum við russland gjørt at vit eru blívin so rík at hetta her við at sanksionera russland tað hevur vera tað he verað tikið tíggju skritt fram og eitt hálvt skritt aftur
altso hetta er púra uttan fyri proporsjónir og tað er tí eg sigi vit hava ráð til at
aktionera og vit komu ikki uttanum fiskhansentakk fyri harra formaður nú verður tað sagt her í tingsalinum at kanska baranes hav erið ikki týdningarmikið tí stórum mevn visum mann spyr tey sum hava tað sum sítt arbeiðspláss og livirbreyð bæði á sjógvi landið og tey avleitta virksemið so er tað týdningarmikið fyri tey men nú tá ið mann tosar um marknaðir so vænti eg at sjálvandi tað at tá mann er úr vinnulívi so roynir mann altíð at finna nýggjan marknaðir tað royni mar hvønn dag at finna nýgjan marknaðir meni tað er so sær attey sum hava verið kritisk mótvegis tíð sum farið fram síðan tetes og fjúrtan mannhevu handla nógvir russiska marknaðin tað eru jú júst tey sum seta forðingar fyri okkum burd ikki verið so sær at tey sum gjarna kanska vilja vit handla meir m vestur um
eisini fáa tær handilsforðingar vekk sum eru í dag
r øðarin í dag jani krasotakk fyri harar formaður sjálvandi til tann fyrsta spurningin tað er ein ómetaliga trupul avgerð at at gera eitt politiskt átak ímóti einum øðrum landi sum kann merkja mista arbeiðspláss ella mistan umsetning fyri at reiðarí og hvørta síðnum tað havi eg fult forstáilsferð og fulla sympati fyri men tað eru eisini nógv sum arbeiða europa í gasssídnaðinum millum annað sum í dag er blívna arbeiðsleys tí at mann vil royna a útfasa russisk gass altso tað er ikki bara føroyar tað rakar tað rakar øll lond sum velja at sanktionera egentiliga eru sanktiónir eitt amboð har eingin er vinnari tí at samhandil er jú egentiliga tað sum skapar ríkidømi fyri báðar partar øhso men til tann seinna spurningin altso jú og tað er tí tað harma mest so nógv at mann einki hevur gjørt nú í níggjuogtrýss dagar har mann komað upp á forkant og siga og og sagt vit vilja santionera vit vilja vera solidarisk við ukraina vit vilja vera solidarisk við vesturlendsk virðir hjamen so hevði mann eitt annað slag av gudwíl í europa og í es tá mann so skuldi farið til samráðingar um um betri handilstreytir
tú sær mann at vit liggja á vippuni so kanska vit ikki tíma at geva teimum betri ansi eftir ólukku
veitikk um tað er ljótt at siga at eg haldi at hetta orðaskifti eg fari í lítisindum av sporðinum eg haldi at hetta orðaskifti í dag eina mest hevur verið til síðani hetta her málið mest ið snýr seg um mest i snýta um hvat hetta kostar okkum føroyingum visu vit skuldu santionerað russlandi í samband við ukraini eg havi brúkt eina lítla løtur dag og hugt eftir men hvat hevur kríggið higartil kostað ukra ini síðan kríggið byrjaði er tað fýraogtrýss hospitalir bumbaði tað svarar til á leið eitt hospital um dagin vit hava nú hesa síðstu tíðina kanska mánaðirnar kanska tað síðstu árini diskuterað øgiliga nógv um um hábygning og játtan og eykajáttan og annað ukraini missir eitt hospital um dagin og vit tosa um átta hundrað milliónir sum eitt prosjekt sum sum er eitt bikkolitur prosjekt í mun til tað sum teyði missa um dagin vit hava bygdir skúlar glasir sum vit øll eru stolt av at byrja við var tað soleiðis at tað vóru á leið tjúgu skúlar bumbaðir um vikuna vit upplivda í føroyum at ein landsstýriskvinna bleiv uppsøgn orsakað skúlim vit livdu í skúla yi ein ein glasir sum bleiv blúgd fyri átta hundrað milliónir vit tosa um tjúgu skúlar um vikuna sum bleiv bombaðir í hesum krígnum vit tosa um fimm komma seks milliónir á leið tað sum svarar til alt danmark sum er rýmd frá húsi og heimi rýmd frá sínum kæru kvinnur og børn sum eru rýmd frá sínum monnum og menn sum eru tvungnir í kríggj hetta kostar vit tosa í dag um at tað eru áleið trý sund knappar trý túsund menniskjur deyð og gott trý túsund menniskjur særd vit tosa um hundrað og sjeyoghálvfjerðs børn sum eru deyð og vit tosa um trý hundrað og seksogtretivu børn sum liggja særd orsakað av krígnum vit tosa um handilsavtalur vit tosa um fiskivinnuavtalur jú tað hevur týdning men tað nyttar ikki bara at tosa um tað hetta kríggið kostar kostar nøkur menniskjum óskildigum menniskjum sum ikki hava valt hetta her hvønn dag heilt heilt ómetaliga nógv

hetta evur tikið sína tíð og tí kann eg siga allíka væl at tað er ein stórur dagur at vit eru komin her til at vit komu ásamt um at vit skulu sjálvandi standa saman tað bleiv meldað beint út at vit skuldu standa saman í vesturheiminum og í dag er so lógaruppskoti komið her til og vónandi um tveir dagar er tað samtykt eg haldi tað er sera gott so er tað funnist nakað at at vit hava gjørt ein eina eina grein í her at at vistu tað skuldu vera aðra sanktiónir mann hevur hoyrt at es arbeiði við kanska einari nýggja sanktión sum kanska kemur at gera tað at vit koma á boykott á fiskiskipum eisini og tað er nakað mann so í so fall hevur ynski til at gjørt eitt lógaruppskot ið má koma her niðan eg haldi sjálvur at tað er rætt at gera sjálvt um eg haldi kanska vit persónligan haldi at vit skuldu gingið á enn meira oddan men kemur tað hartil suevu siga tað men vit fylgja minimum tað sum es ger og eg haldi eisini atað er gott at kemur tað har til at landsstýrismaðurin skal til at boykotta fiskivinnuni og kanska uppsiga fiskivinnuavtalur g annars hvat annars kona koma at henda tey næstu mánaðirnar árini tað vita vit ikki at so er tað løgtingið sum stendur aftanfyri at ikki landsstýrismaðurin einsamallur sum skal seta slíkslíkar samktiónir ígjøgnum tí tað kostar øgiliga nógv eisini tí føroyska samfelagnum og tí haldi eg tað er fínt at mann í dag hevur kunnað staðfest at veruta álvarslig ting sum skulu gerast jamen so er tað eisini nakað sum løgtingið skal standa aftanfyri og har vit øll fáa sagt okkara meining um hetta her men eg hevði ynskt at hetta kjakið ikki bara snýr seg um hvat hetta kostar okkum men at vit eisini eru síggja tað men hvat kostar tað teimum menniskjum sum sum eru rættiliga tætt upp á okkum og hvat ðhevr tað kostað higartil og kanska hevur tað í dag tíbetur víst se at tað kanska er við at tálma eitt lítið sindur og vónandi síggja vit endan meni so kann eg ikki ordilia a lata vera og og hugsa um hvat jens stoltan berg segði fyri einari viku síðani at í ringasta føri so kundi hetta gott vara í fleiri ár í ringasta føri so vildi hann siga men hetta kann gott vara rættiliga leingi t eri sjálvandi hopa vit og trúgva at tað er um at fáa ein enda og tí haldi eg eisini t tað er viktigt at tað sum vit øll ynskja allur vesturheimurin ynskir tað er tað at vit at vit gera nakrar sanktiónir sum ger at hesin ræðuleikin skal fáa ein enda og tíverri haldi eg tað vísir seg eisini her heima skal mann gera nakað so vilja vit gjarna gera øgiliga nógv men tað má bara ongantíð kosta mær nakað skulkulu hava diskuterað nógvam samferðslupakka men vit vilja gjarna gera tað eg bíligt skulu byggja berýr oi skulu byggja tunelli vit skulu gera alt møguligt men tað má helst ikki kosta mær nakað og eg føli eitt lítsindur tað sama í hesim her at vit vilja gjarna tað sama vit standa saman um at tð nøkur tiltøk vit skulu seta í verk men tað má helst kosta mær so lítið sum møguligt og tað er kanska eisini taðn sama sum fleiri hava víst á tað er eisini tann sami tónin sum vit uppliva í í es í heila verið nógv fokus á føroyar hvat hvat standa hvar standa føroyar nú og tað er sjálvandi støðan í tvey túsund og fjúrtan í krim tað sum hendir tá sum ger at tað everið nógv fokus á okkum tað r verið óheldigt at vit hava fingið eina sera neiliga umtalu kanska serliga av donskum miðlum men eg havi eisini lisið aðrastaðnis lá eisini fyrr u vikuni í tað sum hendi í týsklandi har týskar týskarir eisini kritiseraað at vit ikki hava fingið hesi her lógina ígjøgnum tí haldi at tað er gott at vit eru komin her til og tað er eingin kjansur hjá okkum at standa neutral tað er verið røddir sum at verið frammi um men men eiga vit ikki bara at vera neutral soleis at vit ikki hava nakran meining hjá okkum vildi tað verið soleiðis at stóð vit neutral so hevði tað verið egentliga betýtt tað at vit stadvekk stóðu undirherunum ella undir saman við russlandi í hesum her málinum vit kunnu ikki vera neutral og tí eru vit komin her til eg haldi at tað itt sindur harmiligt at samgongan ikki kundi standa saman nei at ndandstøðan stóð saman við samgonguni í hesum her í utanandsnevndini tí at eg trúgvi at tað er øgiligani lítið sum skilur okkum eg haldi vit eru sera samd um hvat eg vit skulu gera kanska er tað tað vit hava broytt hetta álitið sigur andstøðan eg eri bangin fyri tað er ikki bara tað og so sjálvandi eisini at vit hava ikki fingið samhandil inn men eg haldi tað er viktigt vit hava havt rættiliga nógvar hoyringar sum vísa at stórt sæð allur samdil við millum russland og føroyar er endaður soav eisini hoyrt fleiri siga men hetta her hesar sanktiónirnar sum eru settar í verk tær koma ikki at merkja nakað fyri føroyar og tað tað undrar meg øgiliga nógv at tað skal at hoyra tað tí at vit hoyra beinleiðis at vit í dag útflutningurin fara komma tvær komma tvær eila hálva milliard har á leið er komi niður á stórsa null innflutningurin úr russlandi í fjør haldi eg lá um trý hundrað milliónir sum eisini er stórta koma niður á null og vit hava eisini møguleikar til millum annað at hava vit hoyrt eisini at tað er tríggir føroyingar sum eru útilukkaðar at koma inn í russlandið og vit hava eisini møguleikar til at gera tað sama í føroyum at vit eisini fara inn og útihýsa persónin sum vit ikki russarar sum vit ikki meina skulu koma inn í landið so jú vit kunnu saktans fara inn og gera leggja tær sanktiónirnar inn sum russland hevur gjørt og vísa at vesturheimin er tey
sum vit standa undir liðini av og tey sum vit bakka upp takk fyri har formaður
ja so er tað viðmerkingar gjóni nolsø joensen fyrst ja takk fyri harra formaður ja eg má siga at e hett er eitt sindur løgin kensla eg segði tað eisi í einm viðmerking beint í áðni at at standa og viðgera het her tí at tann fyrsta kenslan sum eg trúgvi nógvir føroyinur ter allarflestu føroyingarnir fingu tá ið kríggin bræst á var at vit blíva øll ill vit blívu ill inn á russland og og putun ikki minst og so fóru vit at taka synd í offunum vit vit grótu saman við ukrainska fólkinum til vit nú í dag standa og viðgerða hetta og eg trúgvi at tað er blivin ein sovorðni eg vil kalla tað ein slaks líkasæla eghaldi øli tað bleiv nevnt undir tingviðgerðini fyrr í dag at taðer blivin líkasæla við at vit vit vit vit líkasum liggja bara og og og andøðu uttan at taka ordiliga støðu sum eg minnist fyrr í hesi vikuni haldi at tað var jaspur langar var út við einum haldi eg góðum lesarabrævi sum tók sum helt at stuðlaði undir at vit skuldu nokta russisku skipuna á foma vig
í føroyska havn sum eitt laksymbol
tað haldi eg hevði veriðtakk fyri jóni nols joensen ja eri púra samdur og tað er rætt mann kann siga t tað er kanska eitt sindur av vaska hendir vit eru komin í dag at tá ið hetta her tá ið vit koyra tær sanktiónir ígjøgnum sum vit gera í dag so merkir tað eisini at russisk skip til føroyar eisini vera útlukkaði tó er tað í øllum krígnum allan vegin ein rúgva av undantøkum og eitt ella orsøk eru fiskiskip ikki partur av tí so tað hevur mann so valt athalda uttanfyri hinvegin so vóni eg og trúgvi eisini at kemur tað har til at es fer inn og velur fiskiskip sum part av santiónunum eisini so trúgvi eg eisini eisini hoyrt tað her í dag at meginparturin av løgtinginum stendir saman um at tað kemur eisini hartil vistu tað verður neyðugt men fyribils so mugu vit fyriahalda okkum til
at vit gera tær somu sanktiónirnar hvørki meir
ella minni men tað sama sum eg sendir samanum takk fyribeinteina viðmerkingja takk fyri harra formaður ja takk fyri jaspur langaad at tú eisini legður dent á at hetta her snýr seg ikki alt bara um pengar men tá tað eisini snýr seg um nakrar mánalagnir tað haldi eg kanska at vit hava gloymt eitt sindur undir orðaskiftum um tað so tað skal jaspur langaard hava takk fyri at hann legður dent á tað ø men eg hugsi at spyrja jaspur langaard nú var hann eitt sindur harmurin um hettaher við samgongan ikki ordliga tóka undir við hesim her og so framvegis í vikuni so hevði jaspur langaard eat rættiligahvassorðað lesarabræv við yvirskriftini í nødens havn og tí hugsaði eg at spyrja jaspur langaard um hann heldur at hetta uppskotið sum tað sær út nú er í tráð við tað hvassorðaða lesarabrævið sum jaspur langr
foyrdhevði ella um jaspur langaard
ja so er ta spur langurd gersuvælja takk fyri beinta løgu og takk fyri uppmunting om viðmerking ja tað er komið væl fram at eg havi skrivað eitti eitt orð a eitt bræv har eg meini at vit skuldu tikið útiútihýst eisini føroyskum fsk ofiskiskipum í samgonguni var vóru ymiskar meiningar eg haldi tað er eisini komið alment fram ssummi hildu kanska at støðan sum var í dag var fín at vit skuldu ikki gera nakað har eg kanska var ein av teimum sum ynsktu at vit gjørdu eitt sindur meir eg haldi tað hevur verið eisini alment frammi hetta her var so ein semja inni í í samgonguni um at hetta her kundu vit øll taka undir við ja eg hevði ynskt at fiskiskipini vóru við men hi vegin anma siga viðverandi tingum so gera vit tað sama sum es og tað haldi eg eri trosað alt tað viktigasta eg eri harmur um at and
støðan ikki er við men eg haldi at
tað tað er sera lítil munur at tað sum andstøðan sigur tað sum vit siga takk fyri tær námar takk fyri harra formaður jaspur langhorn vísir á at ella tað vita øll av at tað møguliga fer at draga út útav á kríggi fyri tí verja kanska verður fleiri ár vónandi ikki og har er tað ella eg spyrji jaspur langhorn um hvussu hann vurderar hvussu nógv fólk metir jaspur langhorn stóð deiggið sínum her ófullkomiliga óneyðuga krígnum áðrenn tað blívur áðrenn tað kanska ikki er vitalt sum hann sigur tað altso fólkaflokkurin hevur borið fram ella tey sum eru framgonguni at tað er meira ella tað er vitalt at fiskivinnur samstarvið forsetir við russland men mann gloymir at nevna at tað er ikki líka vitalt at tað verða túsundavís av fólki í tripum og vónandi steðga tað kanska heilt sjálvt men jesper langar sjálvur tryðir at tað kemur bara kanska fleiri ár hvussu nógv fólk
skti at doyggja á jaspur langord aftur fer ta meiningina
sum mann hevði í hesær samøsu greinini takk fyri harra formaður ja takk fyri bjarni hammer eg haldi at vit ynskja øll at kríggið endaði so skjótt sum til ber helst er tað fleiri sum gleða seg til mánadagin tólvta mai um tað kann vera nakað sum hendir tá tað vita vit ikki fleiri gitingar tað kfar allan vegin men eg trúgvi tí ati at vit øll ynskja etta kríggið at sluttast sum til ber og eitt og hvørt lív sum verður latið í hesum krígnum er eitt lív for nógv óansað um talan er børn ella vaksin ella sim eru um desevil ella herfólk so eg haldi at eg haldi sjálvur at es ger for lítið eg meini at es kundi gjørt meir og vit kundu gjørt meir eisini her jakub vestegaard hevur sagt at vit skuldu farið inn og sagt at vit vilja ikki sanktionera fyri fyri gassi úr úr russlandi tað hvvr kantska veri ein møguleiki men eg meini at vit
vit spurdu staðið nógv meir saman í
haldi at tað tíðin gongur tað gongur for leingi sum tað er nú takk fyri hannusigi joensen takk fyri formaðuri ja ersamdur við nógvr lgtvíðisum e jaspurt langur fórur fram allíkavælt so so víst at siga ahandlingarnir fylgist hørdliga tím men men men eg hugsi ateg tað sum eg haldi rætt vit gera tað er taðver tað sum verður frami eisini hetta hevur við hvat um ikki tjúgu tretivu árini tá ið søgurin verður skrivað um hvat gjørdi mann tá ið kríggið var úr krina ta var tað sera viktigt hvat mann gjørdi moralskt rætt tá og hvat var og at mann handlaði eftir tí sum var rætt at gera og ikki tað sum var oportunistiskt ella ella var bert fyri fyri kanska pengapungin tí at er tað soleiðisa vinnan kemur trupulleikarim
nú mugu vit hjálpa henni og stuðla henni
ja takk fyri og takk fyri viðmerkingina ja eg eri samdur eg tryggi eisini at vit øll kunnu hyggja okkum sjálv í spegli aftur um um tjúguogtretivu ár og finna av tað sum vit gjørdu herfyri í tvey túsund og tveyogtjúgu var tað rætt okkara støða hevur verið í dag tað meldaði landslið júgbrendan vegin at vit skulu fylgja es og fylgja noregi og teimum londum sum vit samanbera okkum við eg meini at tað gjørdi einki av at vit slóðaðu fyri men ein semja er í samgonguni um at vit fylgja teimum vegleiðingum sum sum sum sum es hevur og eg haldi at tað er tað er diplomati
eg nakað vit mugu mugu siga men hetta er tað sum sum vit kunnu semjast um takk fyrija so so er tað næsti røðari sum fær orðið tað er páll á reynatúgvu
ger so væl ja takk fyri formaðurin eg skal ikki vera so øgiliga drúgvur kundi bara hugsað mær at at skoypt okkurt lítið sindur upp í hetta orðaskifti afturat fyri tað fyrsta haldi eg tað er tað klæðir serliga andstøðuni at mann ikki fer út og beinleiðis er mótur ein einumeinum so víðfevndum og prinsipiellum átaki sum hesum hjá samgonguni eg haldi at tá ið vit viðgera uttanlandsviðurskiftið hjá føroyum tá skulu vit og tað skulu kanska sum heild í nógvum málum tá skulu vit hava tað fyri eygað at mann stendir saman sum sum eitt hús úteftir óansað hvussu ósamd vit máttu verið inneftir og tað hevur tíverri verið ein stórur báði í samband við bæði tæ sjálvstur streymband sum hevur verið í føroyum og so nógv onnur mál eisini men hetta snýr seg um um møguligar atgerðir í sambandi við kríggið í ukraina og tað sum eg í veruleikanum datt um var tað at at leiklutin hjá uttanlandsnevndini at visti mann hyggur eftir hvørjir hoyringspartarnir eg havi verið eg havi verið inni so eru tað førya arbeiðsgevarafelags ara reiðar at felag fa havbúnarfelag peningastovnar far og eyðgentsigur varand pelagikk pilagos kommunufelagið búskaparráðið smyrilan kargog hægstovan og so landstýrismaðurin fiskivinnumálum og landstýrsmaðuri í uttanríkismálum og alt gott um tað men tað loypur eitt sindur í eyguni at at mann als ikki hevur hitt sjónarhornið við tí hvønn er tað vit leita okum til ella hvørjum leita vit ráðgevinu frá tá ið vit komu tær allar truplastu støðurnar eg meini so vð hetta er ikki bara ein spurningur um vinna ella samhandil ella ella kulkassj ella ella hørð fakta hetta er sanniliga eisini ein spurningur um etikk um moralum hvussu ber tað til at uttanlandsnevndin als ikki hevur latið tey orðini koma fram í hesum málinum eg hugsi eitt nú um prestafelagið fólkakirkjuna samkomurnar amnasi international reyðakross og øll sálarfrøðifelagið fyri tansaraks skuld øll tey sum sum vara av teimum meira menniskjaligu vinklunum í í í lívinum enn enn bara tey sum hava við samhandli og pengar og so framvegis at gera tí hetta hesin spurningurin um um hvørjumegin tað verður sagt um hvørja megin markið vit skula standa at mann skal standa rættumegin vaskin tá er tað ónatúrliga týdningarmikið at mann fær hjálp frá teimum sum ella ráðgeving og vegleiðing frá teimum sum kanska nettupp hava tey virðini sum tey hægstu eg sigi ikki at vit vitleikfólk og tingfólk ikki eisini kunnu hava hava høga hugsan um bæði bæði um samfelag og rætta lívsferðslu og so framvegis men men tað hevði einki gjørt tað vi einki skatt um vit eisini leitaðu til tey sum tey sum rúma hesum krígnum upp á ein annan máta enn út frá einum handilsmessum sjónarmiði ella einm fíggjarligum sjónarmigi so eg sakni eitt sindur tann partin tí tað vóru akkurát tey sum vóru tey fyrstu til at fara at fara inn við hjálparpakkunum altso tað hevur gingið drúgv tí áðrenn politiska skipanin er er sofrætt útborin at mann kann siga at mann snakkar um sanktiónir ella at mann hevur fingið ein ein flótakapolitikk u at standa men tá ið tað kom til at hjálpa tá vóru bæði samkomur kirkjur ítróttafeløg tey vóru langt síðan farin íl verka við at samla pengar inn og at at at at útriða neyðhjálp upp á allar hugsandi mátar áðrenn politiska skipanin kom har so eg sakni at í hesi her royndarstund sum hettar í veruleikanum er fyri okum bæði sum politikarar men sanniliga eisini fyri fyri tær menniskjur sum eru ung í dag og og fyri ta eldru við at vit at vit eisini hava tey atlitini í í okara viðføri at tá ið tað kemur til so trupla søgutakaum sum hesar hav vit eisini leita leita leitað aðra ráðgeving enn at hana sum vit kanska vanliga hava við hondina tað var bara tað lítla eg ætlarðiat leggja afturat og so her at enda formaðurin so mágu vit bara minna á at at tað kann ikki nakrantíð vera nakar ivi um at vit sum samfelag standa á liðini á fólkaræðinum at vit til ein og hvørja tíð velja fólkaræðið fram um fram um handilsavtalur og og og møguligari møguligan løtuvinning saman við despotum her í verðini vit mugu standa røttumegin hegni sum i fleiri
og sjálvandi eitur tað í hesum optikkinum eitur tað
góð est nnetakkyhara formaður ja tað er gott at pálla renatígur tekur hetta her fram tí tað er júst tað sum eg haldi eisini hevur týdning í hesum málunum og eg hugsi at tað var ofta ført fram at mann ska ikki taka avgerð út frá kenslum men í allarhægsta grad haldi eg mann skal taka týðandi avgerðir út frá etikki um morali og og til deils eisini kenslum tí at alt sum tú tekur atlit til ella tað sum tekur avgerð út frá tað má eisini byggja á ein ein grundvøll og grundvøllurin eigur at vera sum pállareynatyvvu sigur tað menniskjasliga og har tekur hann fram kirkjur og onnur sum sum
sum eru týðandi partur av føroyskum samfelagnum
burdi sjávandi eisini verið við ja takk fyri formaðurin og takk jóhannes joensen fyri viðmerkingina tað at taka avgerðir við kenslum altso tað er einki ivast í at kenslur kunnu taka yvirhond hjá okum menniskjum men at pástanda tað at vit ikki skuldu taka avgerð úr útifór okara kenslum her í í í parlamentunum ella í lívinum sum heild tað hevði g viðført at eingi børn vóru til altso uttan kenslur visi vit kjeddu kenslur og alt tað sum fylgir so so høvdu vit ongan mannaætt mannaættin hon er fyrst og fremst kenslur og tí má tað vera ein natúrligur partur av av a viðgera eitthvørt mál og tað er oftani
er tað ein veðvísari ella ein gongu
stjóruna sum vit sum vit kunnu fylgja í lívinum takk fyri billjustinusen eina vimerkingtakkfyri hra formaður eg haldi tað ar áhugaverdi vinkling av viðgerðini at taka júst hendan partin inn tað hevuri helst ikki verið so nógv hugsað um akkurát handan partin tá ið mann hevur viðgjørt hetta málið tað hevur verið hugsað um búskaparligar avleiðingar tá ið vit tosa um sanktiónir og giti at visti manntil dømis hevði kallað prestafelagið inn so hevði mann kanska fyrst og fremst spurt um prestafelagið verður rakt av sanktiónunum ella soleiðis altsotað hevur taðer verið við tí vinklunu um hann hevur hugsað ømen júst hetta at leita sær ráð um hvussu mann eigur at seta teir etisku spurningarnar upp tað tað hevu allarhelst verið ein ein vantandi vøra á tí hillini sum vit hava tikið
hjá tá ið vit hava viðgjørt hetta málið og tað er hvussu
gott at potlareynatigu varpa ljós á tað takk fyri formaðurin eg haldi í hvussu í teimum truplastu royndarstundunum í lívinum tá er tað í hvussuur týdningarmikið at mann hevur onkran sum sum veruliga er stinnur á teimum økjunum til at knára hjálpa tær á á rætta leið til at taka tær røttu avgerðirnar og og etikkur er ein øgiliga grundleggjandi partur um moralur rein er øgiliga grundleggjandi partur av kríggi eisini tí er tí er tað haldi eg eitt sindur naki at viðgera eitt so stórt komplekst víttfevnandi mál sum sum hettar her uttan at hava allar serfrøðingarnar í royndar
spurningurm ella troystar spurningum við í myndini takk fyri
j so er tað ckristian andreasenðgersæ takk ara formaður eg skal ikki siga gera nógv av men eg skal líka viðmerkja eisini til tað sum pollareynatúgvu segði akkurát nú harra formaður at hetta er líkasum ein royndarstund og eg haldi tað at andstøðan í hesun her málinum hevur simpulen dumpað í staðin fyri at staðið saman um eitt mál so skulu heldur enn ja tað eru tater dumpaði tí t tit hava brúkt hetta málið politiskt tit hava brúkt hetta málið at øsa øsa fólk við til tað brúkt málið til stremmifiskarí og tit hava roynt at sett føroya fólk upp móti samgonguni hetta vað tit hava gjørt hesim málinu her beint við hjálp frá frá fjølmiðlunum suvíðari sannilig er tann at hetta her málið er eitt trupult mál kann vit øll burdu havt staðið saman og ikki brúka kríggj til stemmifiskarí tað dámar mær ikki vit høvdu landsstýrið heði ein hevði eina kunning fyri utansnevndini longu ferðamánað og tað er við ein ein trupul prosess vit høvu eitt orðaskifti her peint har en mann tosað um at standa saman um hesi tiltøkini øll eri samd um at seta tiltøk í verk formannsskapurin hevur longu síðstu febramánaða saman við okkara løgtingsformanni eina yvirlýsingá eimasíðun hjá løløgtinginum tá ið hetta málið byrjaði stóðu vit øll saman eingin av okkum tekur undirviðrusslandi øll taka undir við tiltøkum ímóti ukraukraini og vit gera tað við hesum uppskotinum júst tað sama sum eug ger tað sama sum norðura gerð og sum øll onnur lond í verðini gera vit kunna onga avgerð or taka her íløgtinginum uttan vit eisini hugsa um hvørjar avleiðingar fara ein avgerð fyri okkum sjálvi og tað sum vit siga í broytinar upskotinum ta er tað at tað eru summi summar avgerðir sum eru so vigitalar at tað má løgtingið taka avgerð um vit hav havt tjóðveldið sum hevu snakkaðumær í radara har skal heimildin vera hjá løgtinginum vit hava hort akselvi jo hannesen har skal heihar skal heimildin verða vera já løgtinginum her eru tað ímóti at løgtingið fær avgerðarrættin til at snítja eitt eitt fiskivinnu samstarv sum er heilt viotalan vitøran týdning fyri føroyar hatta hongur slett ivir øvur ikki saman og tað sumhnheldur ikki dámar taðertaðat mnn hevur búkthetter máliði til eg hugsi bæði um sjúgður skoli og eg hugsi eisini um aksel johannesen høgna hoydal teir hava brúkt heta her málið at seta føroyar í eitt ringt ljós í útheiminum tað haldi eg ikki e er er gott harra formaður í ein so álvarslig mála sum hesin og fólkaflokkurin sum elta allar aðru flokkar á tingi er ímóti tí sum russlandi ger og vit eru fyri at seta tiltøk í verk men vit mugu simpen hava høvdið kalt tá vit taka so stórar avgermatar ar tað sigr sjálvt tað gera allir ábyrgdarfullir politikarar ennaar r sagt eg haldi tað tað er ómetiliga keðiligt at løgtingið ikki tendur saman í hesunher málinumher peint ogsjáv
dagkvøða si hesir heimaldaljógini ígjøgnum sum er ein sófylgiligheit takk fyri formaður
ja so er tær viðmerkingar fyrst er ta bjarni hammer ger suvæl takk fyri hara formaður og eg má líka viðmerkja okkurt hjá khristian andreasen hatta var sjovandi eittlítið álop á andstøðuflokkarnir men eg eg skilji ikki heilt ordiligt at neinaa hasa útsøgnina og at har álopi á andstøðuflokkarnir tí tí at tað eru andstøðuflokkarnir sum bakka fult ov heilt upp um tað sum landsstýrismaðurin kemur við altso tað er eg veit ikki um eg taki feil ella nakað broytt men tað eru samgonguflokkarnir ella limirnir sum ikki bakka um tað upp um um tað sum landsstýrismaðurin sum hevur ábyrgdina av økinum kemur løgtingið við altso tað skilji eg sletti ikki og okur hava víst tað og okur halda at landsstýrismaðurin skal hava tær heimildirnar sum hann hevur biðið um altso einsog flokkarnir tí er tað ikki rætt at fáa eitt álop út yvir okum sum gera tað

upp um um landstýrsmannin takk fyri harra formaður kristian andreasen takk yrhara formaður eg skal minna bjarna hammer á at hansara formaður sum tann allar fyrsti fór út í fjølmiðlurnar og tosaði um tað manglandi samittuheitina og að tað ómoralska og hvat hann ákærdi samgonguna fyri at vera tað er fullkomiliga ábyrgdarleyst ið ein so álvarslig málið sum hesum og hann fær sjá fyrstu fjølmiðlann við har man fær fría mikrofon tað fári eg til dømis ikki eg haldi ikki tað at tað eri rætt at siga tað vit eru øll vit eru øll samd um at seta tiltøk í verk formurin er kansn ikki ikki samd um hvør skal hav heimildirnar og so víðari og tað eri langt úti at fara út og gera taðr sum sum eg haldi í anstøðan hevur gjørt at markurinin fór at
seg sjálvan í einum máli við ein umum ei kríggj
kudi samgongduni tað er ikki ordan takk fyri harrformaðurinm hægri heidalv eina viðmerking ger so væl harra formaður tá ið tey sum siga við øllum valdinum gera sæg sjálvur til offur tá eiga øll at verða varðhaldi eg fari steðski at góðtaka at formaður faklopsins ákari megferð at hava skatt umdømi føroya kann nakra máta í ísm málunum eg havi øllum smálini verið konstruktivur og tostaðni tar kunnu allir uttan tanda limir vottan so eg fóri at hyggja í álmanakkan um mánimond vera næstur jørðini tí christian kur eru hesum tykist at vera dottini av naninum um han er fet iki fylgt við hvat er hent her tað evr í hansara egnu samgongu at ósemjurnar hava verið og so at bara brúka við at flýta fokusn og gerast sjálvan til offur tað er ófatiliga óbúgvi og tað er kanska akkurát tað sum er trupulleiki til at tann tað borðskal vit hava havt er at vit standa saman kom til eina niðurstøðu og ikki
tí hálvfjerðs dagar við innu
hansunsi stuðlan í fólkaflokkinum tað er har trupulleikin liggur tað veit hist andreas vælcrsan andreastakk fyra formaður eg kundi tongt mær at spurt høgna hoydal hvør er orsøkin til at hann ynskir tað at landsstýrismaðurin skal fáa heimild til at slíta fiskivinnusamstarv russland og ikki í løgtingi tá ð hann samstundis sigur
ja tað skal ha løgtingið sum til dømis er tekur av ger rattarmálinum
takk fyri formaður so er tað pállareynatygvu sum fær eina viðmerking ger suvælja takk fyri formaður eg eg eg má siga akkurát sum at eg hvakkai isini eitt sindur eg skilji ikki hetta firtuni hjá christin andreasen tí at tað sum vit sum fylgja við hepani tinginum og eg veit ikki hava ein ávísan førleika til at avlesa tað sum gongur fyri seg har er tað øgiliga týðiligt at tað er innanhýis í samgonguni at teir størstu biltingarnar eru í hesum her málinum so so kristian ndreasen eg haldi at hann hevur púrasta skeivt
vist kristian tann tí at hasum ætlar sær eitt kríggj so skal hann ikki fara kríggjur á andrevsøkuð
esimálum takk fyri hendrigold nei orsaka ckristian andreasen fyrst ger sovæltakk fyrhra formaður fyri pollarenativur skal siga tað at tá eg hoyrdi eisini orðaskifti tilfyrstu viðgerð tað vóru nógvu andstøðunir sum var betongilir við at geva landstýrismanninum nakrar heimildir milum annað at formaðurin í tjóðveldi og eisini formaðurin javnaðarflokkinum tí skilji eg ikki at mann nú fer líkasum og bíti sígan í ein meiriluta minniluta hvar mann faktisk hevur gingið nøkuri v teimum sjónarmignum sum eg hoyrdi frá andstøðuni undir viðgerðini á møti við at siga
at summar avgerðir skal løgtingið
ikki landsýrmlongri er tann søgan ikkiakfyrja so er tað hendrikod sum fær ein vimrkinger su væl harra formaður nú havi ikki sagt nakað við hesun her men nú nú komi eg líkasum undir tað at ati seta føroya t at andstøðan setir føroya fólk upp móti samgonguni altso tað er ikki andstøðu taið seta føroya fólk altso samgongan setir føroya fólk upp ímóti seg sjálvum hevur kristian andrease ikki funnið út av tí so hevur hann fylgt for illan við altso altso jacob vestegaard er jú eitt hundrað prosent tillagari av putin og hansara gevilskap fyri at siga ta pent fyri at sigata pent eitt hundrað prosent til lakari o okur síggja bjarni duherhom hhahann ger part firikki tað at fólk í fyrra dagin noyddist a at jara síni tólv ára gomlu børn í havani hjá sær er tað í lagi og siga bara ja ok kur fáa at síggja hvat ið hendir

tala so gera heær okkur ellatakk fyri formaður tað er júst hatta sum eg havi hug at oppunera ímóti annastøðan fær ta lla at ljóða sum at fóer tekur undir við at børn verat jarðaða í teirra hava tað gera vit yvirhøvur ikki og vit eru fyri at seta tiltøk í verk men við skili
eisini soleiðis at vit gera tað móti sær
sama mal sum vesturheimin gjørdi tað longri er tann søgan ikki takk fyri harra formaður so er ta jóhannes joensen sum fær eina viðmerking takk hyarar formaður ja eg mátti eisini taka orðið tí eg helt at kristan andreasen var órímiligur nú snakkar me t taka seta tiltøk í verk ja kritinandreras sum vil gjarna seta tiltøk í verk so leingi sum tað einki kostar honum í føroyum men altso at føroyar koma ringt ljós uttanlanda tað er einki við andstøðuna at gera
a
ter nakað sum hristin andreasen sjálv klárarristinandrtakkfyhrar formaður eg veit ikki hussu eg eg skul eg skiljast útsøgnirnar altso tað vil siga tað at vit skulu bara gera nakað fyri at gera fy fyri sympolitisk skyld ella ella hvat skulu vit ikki taka samfelagsilig atit fyri okara egna samfelag tár vit taka avgerðir tað eru jú fleiri ta er ein leiri intað eru ein røð av tiltøkum sum kundu setas í verk uttan vt endiliga koma til tað punktið at sníta fiskivinnusamstarvið sum er eitt samstarv hvar vit lata fisk til russland og hvar russlandi letur fyrkt ta okkum tað er jú ein samhandil og tað er fiskiskapur sum er reguleraður í felag og tað er eingin eg havi ikki hoyrt einongan heldur iki anstøðu ni verður fyri at snýta tar samstarvina so eg havi hvussu heri tulkað javnaðarflokkið soleisnar at heldur ikki hann tekur undir við tí og eg spurdi høgni hoydal undir fyrstu viðgerð um tað sama hannvar held ikkifyri at seta fiskivinnusamstarv ymiskt ýr so eg haldi at tí er tykkara
tykkara minniligt álit bara lótur takk fyri mær næstur orðið er bill justinussen
takk fyri hara formaður nú flutti hetta orðaskifti seða eitt sindur yvir á moral ogetikk og eg haldi at tað orðaskiftið høvdu vit nokk so komið nokk so væl ígjøgnum í samband við tey uppskotini sum vóru at taka flótta fólk eg havi bara hug at spyrja andstøðuna nú er andstøðan flýdd út úr løgtingssalinum tað er næstan eingin eftir av andstøðuni inni her men eg havi hug at spyrja hvussu andstøðan førdi politikk undir seinastu samgongu tá ið tað var kríggj í sýria og tá ið flóttafólk í túsundatalið í dýrastu neyð flýddu yvir um miðalhavið til europa hvat gjørdi undanfarna samgonga við teir flóttarnar ikki ein einasti flótti kom úr sýðria til føroyar øll tey árini tá ið børn blivu dripin í túsundatali tá bumburnar heglaðu niður yvir sýra og tá ð fólk vóru í dýrastu neyð vit kundu brúkt nei aktiva somu ræðumyndir og somu ólukkur um kríggið í sýria sum nú hendir í krígnum í ukraina hvat gjørdi javnaðarflokkurin í tjóðveldi og framsókn tey fýra árini tey sótu í samgongu við tann spurningin tey gjørdu null tey tóku ikki eitt einasta flótta fólk til føroyar og eg havi hug at spyrja hví høvdu tey ongan moraloetik tá tá ið tey nú eru so moralsk og etisk og tá ið tey enn tá kritiserað hesa samgonguna fyri at mangla moral og etik hetta er fyrsta samgongu í føroya søgu sum hevur viðtikið eina lóggávu um flóttar tað hevur ongantíð verið aktuelt fyrr og ongantíð borið til fyrr av tikið flótta fólk til føroyar og henda samgongan hevur eftir stuttari tíð brotið alla ta siðvenjuna og hevur gjørt lóggávu rundan um at taka flóttar til føroyar sum er eitt totalt nýbrot tí finni e meg yvirhøvur ikki í at nakar kritiserar hesa samgonguna fyri at mangla moral og etikk tí tað er eingin samgonga undan okkum sum nakrantíð hevur gjørt nakað við at hjálpa fólkið p á tann mátan sum hendan samgongan hevur gjørt tað kann ikki samanberast enntá høvdu vit uppskot í miðflokkinum um at vit skuldu gera okkurt fyri at hjálpa teimum neyðstøgd í miðalhavinum vit spurdu um tað ikki bara til at senda til dømis eitt hálvt bjargingarskip niður í miðalhavið at hjálpa menniskjum sum vóru í dýrastu neyð og sum druknaðu dagliga børn og kvinnur hvar tey vóru tað var ikki eitt orð frá undanfarnu samgongu men eg eg hopaði ikki at hetta her orðaskifti fór at snúgva seg um tað tí hetta her uppskotið snýr seg ikki um tað tann spurningurin er avgreiddur hendan samgongan hevur røkt sínar skyldur tá ið vit tosa um moraloetikk og um at hjálpa tað hava vit gjørt við at tikið flóttafólk og nú viðgera vit at standa saman við vesturheiminum við tiltøkum og átøkum og vit standa á liðum lið og øksl við øksl við vesturheiminum í hesari lóggávuni tað er eingin ivi um tað og tí skilji ikki at andstøðan sum sat í samgongu fýra ár og hugdi at krígnum í sýria hugdi at hvussu flóta flótta fólk druknaðu dag og dagliga er um miðalhav skal tosa um at hendan samgongan ongan moral við tykk
ur eg skilji slett yvirhøvur ikki at mann torir at nevna tað takk fyri
harra formaður ja so eru viðmerkingar fyrst er tað bjarnihammer gersuvæar hara formaður tær hendi eittl annað aftaná khritan andreasen kom aftur y á tingi tað hoyrdir mann men eg haldi at eg haldi tað er faktiskt nókk so langt úti um hannroynir at flyta fokus yvir til sýria tá ið ykur hava eina konkreta at konkret støð harast mann ligur í bomba børn og om og og fólk man kanna siga børn og vaksin totalt at billjustinusen er útnevnt í hesum tann moralski voktarin fyri løløgtingi tað er bara gott tað er bara flott at okr hava fingið ein sunnan har men altso hetta snýr seg um altso tað virkar sum um at tað er man flytu fokus frá at andstøðan hevur valt at bakka landsstýrismanninum og formannin hjá billjustinussen fult og heilt upp meðan at aftaná tað var so at á fundur fólkaflokkurin hevði so vendi sambandsflokkurin serliga og miðflokkurin eisini yvir á teirra bógv at draga sýria inn í hetta her aso hvat hevur tað við hett a at gera forsvara tað drápi sum russari gera
ídag í í í ukraina er tað
iljstinusentakk fyri harra formaður tað snýr seg um flóttafólkapolitikk tað snýr seg um moral og etikk og tað snýr seg um at undanfarna samgonga hevði fýra ár til at vísa at hon kundi honterað tað at taka ábyrgd í heiminum eisini humaniterað ábyrgd tað er tað tað snýr seg um men tað gjørdi undanfarna samgongu ikki tað ger henda samgongan sum eitt nýbrot í føroyskum politikki tað er ongantíð hent fyrr tað var tað sum eg vildi vísa á og tí góðtaki eg ikki at mann yvirhøvur kritiserar hesa samgonguna fyri at mann
la moral og etikk tann adressan fer direkta aftur sum ein bummirangur til undanfarnu samgongu

hvat hvat gongur so fyri seg nú í
biljustinusenharra formaður eg haldi ikki nakar ynskir at vera identifiserað við putin ikki nakar yvirhøvur í tí frælsa vesturheiminum ø vit hava havt eitt fiskivinnusamstarv við russland í í áratíggjur sum hevur havt øgiliga stóran búskaparligan týdning taðer tann størsta fiskivinna avtalan vit hava framvegis vit fiska næstan fýra ferðir av so nógvan tosk í barrenshavinum sum føroyagrunnurin í løtuni gevur og tað er tað sum so ella so virkar at vera eitt problem fyri nøkur at vit ikki eru sinnaðir til bara at geva ein landsstýrismann íein blankukekk koma undir trýst og seta tað aldargamla fiskivinnusamstarvið undir stýr vit halda at koma vit har til so skal tað vera eitt samlað løgting sum sleppur at taka støðu til tann spurning
tí hann kann vera avgerandi fyri hvussu vit koma at liva í føroyum í framtíðini
tínhøgni hoydal fyri aftur uir sakir so hugsi eg at politikkurin hjá puturin er at vera ímóti samskyndum at geva fólk sins virðir út til nakrar heilt fáar olegarkar so vulu fólk sjálvur meta um hvar politikkurin passar best saman men nú plaiv eg ósakuligur og egeri ótrúliga harmur um at billiiustynsen datt tann bólkin eisini vit hava havt eitt sakulitorðaskifti bæði uttanans nevndini og her men í teirri løtu histan andreas sunm koma inn aftaná slekk hava tikið lut í orðaskiftinum yvirhøvur som knappliga fór billjustinsen í a vilt álop á andstøðuna sum altso tekur undir við landsstýrinum treingir á at fáa eina felags faeg fari at biðja bilstinskomáli t fara í taka t taka tað í seg aftur eg haldi er ata er púrasta tiki st burtur úr leysum lofti og annars viðvítjandi flóttafólkum ja andstøðan hevur hevur arbeitt fínt saman í landsstýrismanninum og eg tori at lova at
tí andstøða sum hann ikki hevði gjørt tað sum eitt felagspolitiskt mál so var tað neyvan komið ígjøgnum so nógv
haldi eg fólk kundu skiva undir beinini her so er tað billjustinussen gersuvæl tað er rætt sum høgni hoydal sigur vit hava havt eitt fínt samstarv vit havt góð góðar og góð og opin orðaskiftir men tá ið tinglimir úr andstøðuni beginna at kritisera samgonguna fyri at mangla moral og etikk tá ið vit viðgera ein sovorðnun spurningur um hendan so haldi eg tað var neyðugt at svara aftur tí at tá mann býr í glashúsi s skal mann ansa øgiliga væl eftir ikki at kasta við gróti og tí helt eg tað var pá sítt pláss at vísa á at hendan samgongan hevur meiri enn nøkur onnur útvíst høga moral og etikk við fyri fyrstu ferð nakrantíð at lata landið upp fyri flóttafólkum tað er ongantíð hent áður sjálvt um møguleikarnir hava verið til staðar og sjálvt um málini hava verið reist í løgtinginum eisini undir seinastu samgongu og sjálvt um neyðin verið stór í heiminum og brúkið verður fyri at landa lata landið upp fyri flóttafólkum so er tað ikki hent fyrr enn nú
í hesi her kærráðu høgra vendu sum nøkur nevna tey sita í stjørnu ja takk fyri so fær bjarni hammer orðið
ger sovæl ja takk fyri harra formaður mann kan fyrst siga at at tað er gleðiligt at mann er komin so mikið langt aftan á hálvfjerðs dagar at kríggið yvir herja og bomburnar hava regna út yvir skyldi av fólk í ukraina at løgtingið komið so langt at okur fara at atkvøða atkvøða um hetta her málið sum tað suðula so er semja um sjálvt um andstøðuan hevur valt at verða at taka undir við tí hjá landstýrismanninum og samgongan hevur gjørt eit broytingaruppskot eg eg má líka taka eg noyðist líkaat mann kan mann slepst ikki uttan um at at at viðmerkja okkurt av tí sum biljustinussen var inni á millum annað ja kom tað nøkur nøkur útbrot um hvussu hendan samgongan sum tann einasta nakrantíð var farin undir at fáa flottar til føroyar á hesum krígnum men altso eg haldi tað gekk tað var nokk so skjótt at tað bleiv beinanvegin tikið hond um at mann vildi taka flottar til føroyar men einki kundi gerast fyrr enn danmark hevði samtykt sína lóg og har kann mann so eg veit ikki takka ella hvat er kur a eg hevi einaferð bjóðað við til nakran fund saman við løgmanni har sum okur fingið eina kunning ella faktisk iki ein gang løgmann eg má nú má eg taka meg vinnumálaráðnum ávinnumálaráðnum magnus rasmussen oman í í tinganes har sum okur u fingið eina kunning um at nú hevði danmark tikið eina avgerð sum okur fóru at fylgja at taka nakrar flottar til føroyar og okur skuldu so tillagahvat føroyingar skuldu gera møguliga teira munu tað er tað eg skal ikki siga at einki hevði hent yvirhøvur im um ikki danmark fortaldi hesi samgogni hvat ig skuldi gera jóhandal tók so tók so gotnnøkur stig sjálvur og fór íg eg fekk nókar flottar heim stutt árunn men tað er tað tað virkar sum um at at biljustinussen hevur sjálvur funnið upp á at fáa sær flottarnir heim hetta er mann fylgir okkara grannalondum í hesum førum danmark sum okur enn eru partur av og tað er tann avgerðin sum er endað her sum hetta løgtingið hevur loftað og fórt víðari eingin onnur eg eri hundrað prsent sikkur uppá at hvørki bilistinusen ella nakar annar her fyri samgonguna sjálva hevði tikið ein tann einasta heim okur minnast sjálv eisini t okur snakkaði um sýreen snakkaði eisini um hetta her heta her við ukraini eg tími iki at nevna nøkur nøvn men eg kann gott taka eini fimm seks svuð stað skal vera tað sum siga sjálvandi skulu o vit hjálpa í nærumhvørvinum hvat skil u taka hesi fólki til føroyar til tað passar hvat stekk taka hesti fólkini heim til tey hava tað nógv betri polend sum hevur tríggjar milliónir sum húsini eru skítufull ella eru sprenfull av fólkið í polendi av fløttum men okur kunna taka okur klára hæskt heskt at pressa tvey hundrað flottar inn í inn til føroyar sum hennik old tók fram at okur kalla okum fyri heimsins ríkasta land okur klára tvey hundrað eg veit ikkihvat eg komið uppá nú men tað er eisini gott atso tðerbeturi en einki men tað hevð ikkiveið ein tann einasti ein komið vistú ikki privatpersónar hevði tikið onkran heim sjálvur um ikki danmark legði upp til at ok skuldi gera tað og tað situ løgmaður nikka til og tað passar mentað er eisini gott okur at royna grøna fylgjuatíð eg fari ikki inn á at snakka um hvat mann vil undir fiskivinnunu fiskivinnusamstarva ov so víðari men t okur munnu í øllum førum eg kann bara nevna tað heilt stutt eg haldi eg fór ett løgting eigur eisini at hyggja eftir eftir tí virðinum okur hava fingið at vita her frá frá samgongulimum her sum siga at tað er fiskivinnusamstarvið er vetalt fyri føroyar tað er virkuliga in stórur partur av føroyska búskapinum tað má eingin gloyma um men hvussu eg kann gott nena tað aftur men hvussu vetalt eta at vera ukraini og blíva bombaður og skotan í dag kann mann samanbera kann mann eta lov harra formaður at nevna vitalt at selja fisk og vetalt av bláva skotun tað koymandikur hugsa um men sum sagt okur eru øll glað fyri at oku kunna hjálpa okur øll glað fyri at eingin haldi her inni sjálvt mann kanska heldur iseg hevur bakkað upp um um russland einaferð tíðini so er heldur eingin demoralskt rætt at stuðla russland upp á nakran máta yvirhøvur tá mann geri tingini sum mann ger nú er so ein heimild komin til landsstýrismannin sum hann fer at fylgja gott nokk er mann ósamdur í hvussu og hvussu hørð krøvini ella hvussu hør hesar sanktiónirnar skula vera men okur samd um onkra sansónar skal gerast og ok eru eisini okur eisini samd um her inni at túhevr gingið alt alt for leingi men hugsað um tað hvat er meira vetalt og vit hava lovð at nevna vetalt
í einari handilsavtalu og mítt
takk yrhra formaður takk fyri harra formaður únevnir bjarni hammer at vit høvdu einki gjørt visi ikki tað var danmark sum fyrst gjørdi okkurt tað er ikki rætt altso danmark norra og svøríki hava tikið flóttafólk úr miðeystri í áratíggju teir hava eisini tikið flóttafólk nýliga meðan vit ikki hava gjørt tað til dømis undir undanfarna samgongu hví hví gjørdi undanfarna samgongu ikki tað tá ið danmark gjørdi tað altso vist tað skuldi verið líkasum hvuðshøvuðsgrundgevingin høvuðsorsøkin altso danmark hevur tikið flóttar í í áratíggjur men undanfarna samgonga gjørdi ikk ein gongd tað sjálvt um danmark gjørdi tað tí tí undrist eg á at mann mann skal hólva hesa samgonguna av fyri at mangla moral og etikk tá ið mann sjálvur hevur havt møguleikan til at gjørt alt møguli

gvuligaafyri harra formaður t er ótrúliga stuttligt at mann skal tá ið mann tá tá eitt lógvar merki til tað er nú ikki bara hendan samgongan tað er eisini har har men hendan her er verða heilt spesialistur í at gera tað tí tað er veru t lítið g einki skil á síðhen an byrjaði tað er hvussu kaman hví gjørdi tykur ikki tað tað tykur sótu samgongu fýra árum síðan kann eg spyrja harra formaður biljustinussen haldi meg siga kom í løgtingið fyi fyrstu ferð í nítjan hundra ogáttaoghálvfems sirka sirka harho lat kog siga um tvey túsund í tjúgu ár í nú skal eg leggja bara billjustinusen um tað hvussu hevur hansara moralska stuðul at fáa flutningar til heimberu altso okur hava í kríggj øgilig kríggj hava verið síðan tað koma ein rúgva av tað komu nakrir flutningar heim undir undir balkankrígnum tað koma eisini nakrar flutningar heim tá koma bara ingin aðrar kanalur alla tíðina altso eg havi ikki hug til at siga jamen hví royndi tykur ikki at fáa flutningar inn frá áðrenn tvey túsund og fimtan og aftur til til
tvey túsund til dømis hvísuøkkus snakka um tað tað kunnu okur gott gera við stð er tað men tað her snýr seg veruliga um at
tmann mugu ikki gloyma hvat men er og hvat er okur gera her at fara løgtingi harrar formaðurso er tað helgi abramsen sum fær eina viðmerking harra formaðurnú er tað soleiðnar at lóggávan sum vit arbeiða eftir hon ír donsk og tí noyðist mann at hyggja eftir hvat gera tey har tað er tar og tað er ein skipan sum vit liva undir og mentu at jónaflókkur tóku undirvið tí skipanini øh og og vit fylgja ikki bara danmark og fylgja øllum vesturheiminum í hesum her so so tað skal estakast við og og so má eg siga ather altso hendan sama møguleikan sum vit hava gjørt í samband við flóttafólk hava undanfarnar samgongur havt og hava ikki gjørt tað
hetta er tað fyrsta sangan sum ger nakað við tað tað haldi eg eisini at eg skal taka við takk fyri
so er tað bjarni hammer sum fær orði gersuvæja hetta er donsk lógáva sjálvandi tað tað og tað er fylgt við har tað hevur verið retorikkurin í hesum løgtingi nú havi eg ikki verið so leingi at tað er tað at mann skal hjálpa í nærumhvørvinum og mann heldur ikki hat fólk sum koma tað veit eg ikki afrika ella ella hvar að skal vera eru egnaðir til orkara nærumhvørvið oku knnu eisini bara hyggja runt um her í føroyum her eru her eg haldi tmann hoyrdi yvir tvey hundrað ymiskar nationalitetar bara í føroyum so eg haldi tey flestu av teimum hava tað øgiliga gott og tey trívast øgiliga gott men tað er nú sig mann kanska tan serliga støða fyrstu ferð ordiligt kríggj aftur í europa í tjúgu ár øllu ferðum síðani batkakríggið og tað er kanska fortett upp á og tað er ógvusligt at tann stóra ss russland velur at knúsa eitt land sundur fullkomiligani uttan grund halda okur øllum førum summi
sum hava gingið í fólkastovn í føroyum takk fyri har framá ja
so er tað løgmaður sum fær orðið takk harra formaður heimsmyndin er broytt og vit kunnu siga henda góða tíðin semjisøkjandi tíðin kanska serliga síðan bar limirnur o fall fyri gott tretivu árum síðan er bomba langt aftur í tíðina og kanska langt afturum nítjan hundrað og níggjuogfýrs eisini hetta hevr so styrkt okkum øll um at vesturheimurin er okkara stavnhald meira enn nakrantíð vit eru ígjøgnum ríkisfelagsskapin ein partur av natu tað halda vit øll á tingi eftir hlondini eru samd um tað hevur verið ymiskar meiningar um tað áður so vesturheimurin er veruliga okkara stavnhald og tað er har sum vit eiga at samskifta tættast og nærmast við føroyar seta somu sanksiónir í verk sum vesturheimurin og tað sum es hevur samtykt tað er tað sum føroyar frá byrjanin av meldaði út at vit koma at seta hesar sanktiónirnar í verk vit meldaðu út frá landsstýrisis síðu beinanvegin at vit fordøma upp á tað harðasta teir ræðuleikararnir ganga fyri seg ukraina men tíverri er ein boðskapur komin út í heim og florera runt úti í heimi um á føroyar ikki fylgja vesturhoyminum hetta er beinleiðis skeivt og tað gleðir meg at vit her í dag á løgtingi eisini standa saman um at vit vilja fylgja vesturheiminum allir flokkar og eingin ivi er um tað okkara stóra uppgáva sum nú er enn størri enn áður at sannføra umhoymin um at vit eru við vesturheiminum

boðskapurin frá landsstýrinu hevur sum sagt verið púra greiður alla tíðirnar vit fylgja vesturhoiminum og sanktiónunum frá es tískal mín áhitan á allar partar vera ikki soa iva um okkara støðu føroyar fylgja vesturhoymnum onkur hevur funnið st at málsgongdini tað hevur gingið for long tíð at fingið heimildarlógina upp á pláss men orsøkin er at onnur lond hava havt sína heimildarlógur vit hava ikki havt slíka lóggávu fyrr nú er hon her í løgtinginum væl gjøgnumarbeitt og hon kemur at skapa loysnin hjá okkum í framtíðini tá ið slíkar støður stinga seg upp tí krevur tað at ein lóg verður væl oggjørliga umhugsað áðrenn hon verðu løgt fram og samtykt her á løgtingi men tað týdningarmesta í míni verð er at vit standa saman um at vit hava somu sanktiónir sum vesturheimurin setur ímóti russlandi fyri teir ræðuleikarnar sum ganga fyri seg

spurningurin er hvønn vilja vit raka við sanktiónunum vilja vit raka leiðsluna í kreml hjá mær er eingin ivi málið er at raka leiðsluna í krem málið má ikki verða at raka meini at borgarin vilja vera beinrakin og at standa saman í vesturheiminum raka vit harðast har sum vit vilja raka og tað er leiðslina í kreml har sum avgerðirnar verða tiknar um at fremja hesar her ja eg kamann siga óumhugsaðu og óvirðiligu og eisini óvæntaðu avgerðirnar sum haa verða tiknar og avgerðirnar sum fylgir av tí málið er heldur ikki at raka okkum sjálvi her í føroyum málið er at raka har sum tað veruliga ger mun har sum tað har sum tað rakar soleiðis at vit kunnu virka til at eitt endir fæst á teimum ræðuleikunum su ganga fyri seg fiskiveiðusamstarvið er eitt samstarv sum gongur báðar vegir eins og onnur lond hava vit her eina skyldu at tryggja eina burðardygga veiðu í øllum heimssøgum vandin við at slíta fiskivinnusamstarvið er sjálvandi stórur er nógvar mátar bæði fyri okkum her í føroyum eisini fyri ta burðardyggu veiðuna í norðurhøvum bæði fyri ta pelagiska tilfeingið her um okkara leiðir og fyri tilfeingið í baranshavinum tað skulu vit eisini hugsa um tá ið vit skulu taka støðu tí meti eg at tað erup á sítt pláss at vit siga tað at um vit koma har til at vit skulu viðgera tann spurningin at slíta okkara fiskiveigusamstarv so eiga vit at viðgera tað væl og grundiga og taka allar vinklarnar við og tí haldi eg tað eup á sítt pláss at uttanlandsnevndin nú meirilutin hevur mælt til at ein slík støða skal takast av einum samlaðum løgtingi soleiðis at tað málið skal fyri løgtingið um vit koma har til

hvat kemur henda komandi tíðini á ukraina kunnu vit bert gita um og vit skulu sjálvandi fyrireika okkum upp á at hetta fiskiveiðisanstarvi møguliga kann fáa ein enda tað kemur hvussuur at verða sett upp á spísianar gangið út frá og tí gera vit tað við at kanna um møguleikar eru fyri øðrum loysnum soleiðis at okkara fiskiflotu sum hevur henda partin at dúga upp á fara umskipað seg til hesa nýggju heimssøguna vit skula eisini til at finna nýggja marknaðin fyri okkara vørur vit skulu samhandla við tryggar marknaðir og vit hava gjørt samstarvsavtalur við usa vit hava gott samskifti og góðan dialog um tættari samstarv við es so her eru vit longu farin í gongd úti í

vit hava í dag tætt samskifti við okkara børadjóvir har vit kunnu vera trúgv við okkara handilssambond har vit kunna samskipa okkara fiskiveiðu og tað er tað sum eg haldi hevur týdning men enn einaferðinar haldi eg tað er týdningarmikið at vit øll og tí fegnist eg um orðaskifti sum verði her í dag sum hevur sligið rimmar fast at vit standa saman um at fremja tær sanktiónirnar í felag við vesturheiminum sanktiónirnar sum agarsetir í verk og tað fáa vit heimild við við hesi lógarheimildini sum nú liggur til viðgerðar løgtinginum so enn einaferðinar vit øll somul eiga at gera vart serliga úti í heimi at vit fylgja vesturheiminum og seta tær sanktiónirnar sum esetir í verk í gildi tí klára vit ikki at steðga tí umdøminum tí negativu umumtaluni vit fáa tí heimi nú so er verri at rudda upp aftur seinni tí er mín áheitan á allar partar um ikki at sáa iva um okkara støðu føroyar fylgja
stroyminum og sangtiónunum hjá es takka
hara formaður ja ofærhendrikoleina viðmerking gersuvæl ja takk harra formaður tað er ræstin løgmað sigur t men tað hevur verið hoyrt nógv kritiserað úti frá og tað sum hevur kanska verið allarmest tað er frá onglandi av ymisku støðum í onglandi bæði sketlandi og og skotlandi og aðrastan og tað er at mann hevur latið russari fiska í tí felagsøkinum felags føroysku eingiska økinum og tað er øgiliga ringt at at ð móti fiskimennini her norður á leiðini eru í øðini um tað og og teir hava so ómetaliga stóra altso tað tað koma so víða um eg hugdi eftir bbsi ein dagin og tá varði beinleiðis sending úr eingska parlamentinu hvar tey drúftaðu akkurát hasum tinginum nú bárður løgmaður akkurát verið í london so hann hevur sett líkasum hvat ið tað diskutera har tað tað var eina stóra diskussión í parlamentið íá onglandi tað rkkurøkkur øgiliga langt út og tað hevur verið trupult gjørlar tíðirnar síðstu fýrsunum tá k skuldu fáa skála skipasmg arbeiði her í føroyum tá ein dagin her mátti okur niðurleggja fundin tí tað var ikki nokk
fiskivinnsunnmolan byrna mann hevði russarið skála skipani
so er tað løgmaður gerst væl ja takkar á formaður ja sum hendir gold viðmerkjaðarini á so gjøgnum formannin so hava vit sjálvandi havt eitt langt drúgt samstarv við russar á ymsan hátt við skipasmiðjum og við fiskivági avtalum og so víðari tá tað kemur til felagsøki sum bretar eru serstakliga upptiknir av serliga skotar og og oyggjarnar har kring tí teir livaðu á fiskivinnuni og síggja rusk á troðlarum inni í hesum felags serøkinum sum tú eitur og tað kjakið fekk eg eisini niðri í bretska parlamentinum við fleiri av av parlamentslimunum har og tað sum er støðan roynt formliga tað er tann at í nítjan hundrað og níggjuoghálvfems gjørdi mann ein avtala um at mann sjálvur ráddi yvir sínum egnu rættindum inni í økinum í tí førinum eru tað føroyar sum avgera um hvør sleppur á fisk í økinum hóast tað er eitt felagsøki millum bretlandi og føroyar í tí førinum haldi eg at tað var forstáilsi fyri tí men sjálvandi arga tað tá bretar sum tað einasta landið higartil sum hava úthýst øllum russiskum skipum ikki bara úr havnum men eisini úr sjóøkinum í bretlandi so tað er nakað sum nervar teir har niðri og serliga fiskivinnuna í norðurenglandi ella í skotlandi og norðanfyri og tað er nakað sum teir øgiliga upptiknir av og vit hava gjørt teimum vart við at hetta er ein avtalafrøðingjarnar í níggjuoghálvfems sum millum bretar og føroyar sum ásetir at tað er vit føroyar sum
sum áseta hvør fiskar har og í hesum førinum hava vit heimmilað russum á fisku tí økinum takk harra formaður ja takk fyri so eru ikki fleiri sum havt biðja um orðið orðaskifti er enda og vit skulu so atkvøða í hesum málinumtað er eitt broytingaruppskot í álitinum ja kanska vit fáa friði í tingsalinum nú nú vit fara at atkvøða tað er broytingaruppskot frá meirilutanum billjustinussen jacod vestegaard frimuns rasmussen jaspur langaard og elsubert mersedes gunnlekstóttir hava lagt tað broytingaruppskotið fram vit atkvøða fyrst um tað tað gera vit nú ger so vælvit eru liðug at atkvøða málið í broytingaruppskotið kunnu vit fáa frið í tingsalinum broytingaruppskotið er samtykt við trettan atkvøðum fyri ellivu ímóti og ongari blankari so skulu vit atkvøða um málið soleiðis broytt tað gera vit nú ger so vælvit eru liðug at atkvøða tað er einmælt samtykt uppskotið í fýraogtjúgu atkvøðu fyri ongar ímóti ongari blankari og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð so ja áðrenn vit fara til næsta málið skal eg boða frá at punkt tólv onnur viðgerð av løgtsmáli nummar níggjuoghálfjerð uppskot til samtyktar um kemikaliu lóg tað verður tikið av skránni í dag og sett á aftur í morgin men nú fara vit til aðru viðgerð av løgsmáli nummar hundrað og áttaogtretivu tað er uppskot til løgtinslóg um at innrætta víðkaða partin av kjallaranum í hábygninginum á landssjúkrahúsinum til parkering goymsluog roingirð umframt til goymslutorn og vegleiðing
og tað verður erhard joensen sum fær orðið ger so vælløgsmálnumar hundrað og áttogtretivu uppskot tið løgtislóg um innrætta víðkaða partin av kjallaranum í hóbygninginum á landssjúkrahúsinum til parkering goymslu reingerð umframt goymslutorn og vegleiðing í hóvbygningunum tað er lanstýrismaðurin í heilsumálin kali oholm johannessen sum er lagt á fram seksogtjúgunda apríl og nevndin fíggjarnevndin hevur so viðgjørt tað og hon hevur havt fund við landsstýrismannum í heilsumálum saman við landsverki ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar tað er altavgerandi at nýggi horbygningurin kann gerast ferdiur og takast í nýtslu skjótast gjørligt upplýst er fyri nevndini at verkætlanin nú er komið so langt at royndarkoyring kann byrjast í summar og at hesar fara at taka umleið seks mánaðir sostatt er sannlíkt at bygningurin kann takast í endaliga nýtslu um orskifti ella fyrst í komandi ári nevndin hevur spurt konkret um fíggjarligu viðurskiftini og um politiska skipanin nú kann rokna við at verkætlanin ikki krevur fleiri eykajáttanir til tess at bygningurin kann takast í nýtslu nevndin hvur fingu at vita at ósemjur eru ímillum landsverk og onkrar arbeiðsdakarar um meir beitingar og at hesar snúgva seg um tilsamans fjúrtan milliónir krónur landsverk sigur seg hava mótkrøv upp á tilsamans trettan milliónir krónur ímóti øðrum av hesum arbeiðsdakaranum landsverk sigur eisini at roknast skal ikki við øðrum ósemjum og at brúk ikki verður fyri størri játtan til tess at gera bygningin lidnan hetta uppskotið til verklagslóg kemur í staðin fyri løgtingsmál numar áttaogfýrs sum hilagi landsstýrismanninum at halda útreiðslur til í mesta lagi seksogfjøruti koma tvær milliónir krónur til at innrætta víðkaða partin av sallaranum umframt til vegleiðing í hotbygninginum grundin til grundin til at verkætlanin í hesum uppskotinum er hækkað til sjeyogtrýss milliónir krónur er at landsverk hevur fingið skeiva ráðgeving frá sínum uttanhýsis ráðgevin ráðgevingin hevur tikið støði í at bara ein goymsla varð neyðug ein so kalla rein goymsla eftirfinggjaldið er komið fram at neyðugt er við tveimum sepparatum goymslum einari reinari og einari stirilari hetta hevur eisini við sær at lyftan skal vera tvíbýtt nevndin heldur tað vera sera átaluvert at tíliggi feilir yvirhøvur koma fyri so seint í fyrireikingunum nevndini fingu at vita frá landsverki at tey í løtuni kanna um grundarlag er fyri at leggja krav ímóti ráðgevaranum fyri at fáa endurgoldið tann meirkostnað sum stendst av skeivi ráðgevingini hetta heldur nevndin vera eina sjálvfylgju og tekur tí hetta til eftirtektar samanumtikið er nevndin at teirri áskoðan at tíðin er ikki til at steðga á nú fyri at endurskoða samlaði verkætlanina nú snýr tað seg um at fáa bygningin ferdiga so at gagn kann fáast burturúr hesi risaíløgini eitt temaut nú hevði skapt eina óvissu um nær bygningurin kann takast í nýtslu og hægst sannlíkt eisini dýrka verkætlanini óneyðugt við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd
undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotiðja takk fyri so er tað jakobvestegaard sum fær orðiðger so væl
sum hendir hví hví kemur koma ymiskar hjáverkætlaninir upp sum kettur høvdatroð og á tað talið sum bara eitt eyksantað milliónir tað passari knappliga ikki tí so kom ein rúgvu av milliónum afturat eg havi jøvnin ímillumbilin gjørt vart við manglandi stýring eftirlit professionalismu ella hvat er í sambandi við byggiverkætlanir tað byrjaði við einum miðnámsskúla í hovi fyri nógvum heirans árum síðan so varð tað glasur sum bleiv bygt og tað bleiv roynt at gera vart við ymisk ting og tað vísti seg at tað var sum at sletta vatn á gás og tað er tað í hesum førunum eisini og tað vísti seg at tað bleiv við at at poppa upp hábygningurin sum skuldi vera sovorðutt mynstri prosjekt tað bleiv ikki allíkavæl og løgtingið er erja hevur veri verðið noydd til at taka støðu til ymiskar umbønir um eykajáttanirnar tí mann hevði gloymt at taka hetta við um mann hevði gloymt at taka hatta við og og so hevði mann tikið feil við onkrum og so framvegis so okur sum eru løgtingsgrannskoðarar hava tikið avgerð um at okur fara ati kanna hetta málið hvussu hongur hetta saman og atihvat er tað hvat erta mann játtar til og og kanna tað so so langt sum grannskoðanin røkkur at kanna tað er sjóvn fylgilt nakað við við játtanim og hvussu játtanirnar verða hildnar og hvat hvussu tey tingini hanga saman og tað haldi er er rímiligt at gera hin partin hvussu innreftar eitti eitt byggipláss og hvussu tú skipar teg á byggiplássinum og hvussu tú prosjekterar tað er sjóvirgiligt onnur sum í givið fall skuldi gjørt tað men ymiskt sum mann sum mann hoyrir frá ja nú hábygninginum tað ljóðar ótrúliga ótrúliga undarligt altso mann byggir og prosjektera ein bygning sum skal knýtast ti ein annan bygning men tað tað mann skal knýta saman taðhevur mann ikki tikið við so eg kundi hildið áfram men tað haldi eg kann loyva mær at siga at tað valdar ein líkasæla og tað sum erhard sigur erhard joensen sigur púra rætt altso støðgar tú nú hva so men tá ið mann bygdi glasir tá ið mann bygdi glasurisu var tann sama jamen nú tað komu so langt mamma á og so mátti mann eina tíð áh nú kom aftur meira um bøn um pengar og tað var tann sama niðurstøðan mamma á tí nú tað komu so langt tað má blíva ferdigt og og so akkurátsum rullaði mann hendan rullaði mann hendan bóltin undan sær og tað virkar sum um at mann ger tað eisini við við hábygninginum enni okur fara í øllum førum ati vitjan um okur ikki kundu kanna tann tann partin av byggingini sum
okur hava møguleikan at kanna sum eru elopskanskar
tak fyri harraso fer tað viðmerkingar erhard joensen takkfyri harar formaður eg haldi at tað er gott atløgtingsgrannskoarnir fara at hyggja upp á hetta málið tí at hetta er afturvendandi í ikki bara hesari men í næstan øllum byggiverkætlanum sum tað almenna er við í nú og tað má vera eitt ella annað galið við sjálvari skipanini fyri hvussu sovorðni sor nar verkætlanir verða stoyptar í stoypuskeiðini tí tað kann ikki bera til at tað skal ferðeftir ferð blíva ein prísur sum er næstan dobbilopp eitt er at tú hevur eitt ein eit frá viku upp á eina einam tíggju fimtan prosenti er púra vanligt í byggjaríum eisini í privatum byggjaríum men men altso hetta er forumfatandi til at mann kann blíva við til at taka politisku skipanina til gýsla tí tað er egentiliga ta ma ger tí tá ið tá teg komi so mikið langsogu
gim mamm men kanna ikki djoppa hatt tú má vil hava tað ferða
eg haldi at tað er gott at landsgrannskoðanin ella løgtingsgrannskoðanin fær í ísøkujaðarvørdurin jú havi landsstýrismaðurin í fíggjarmálum hevur eisini nevnt tað fyri mær um at próva at fáa grannskoðanina at kanna tær tá ið tað er pørarætt sum er at joensen sigur mann følir seg ávís av mun tignandi gísla okur er leik fólk okur hava ikki byggið tøkniliga førleikar til at fara niður í smálutur og mugu fyri halda okur til tað ráðgeving sum okur eina tíð fáa og í hesum málunum sum í undanfærumálunum hevur ráðgevingin ikki livað upp til tað sum ein ráðgeving eigur at liva upp hvussu hvussu so ella so og at her við at mann hevur mistakkan um at onkur vil vilja undirbrúkið undir metur tí mann veit mann fer kanska pengarnar seinni tí eingin vil hava nakað stendur í hálvfýri
gekki tað fara at hyggja uppá um tað at taka mær ein partur av av einum sonnara verkætum
og vit skilka kunna upp á nakað mátar kanna tað takk fyri sýrisdegn bergoyla viðmerking tað er for nógv prátið her í tingshavnum takk fyri hana formaður ja eg haldi eisini fínt at mann hyggur í smálini ígjøgnum tí her eru okkurt sum hvør fall ikki hevur riggað men akkurát tað kemur til hetta ítøkiliga málið sum er fyrrari beint nú sum er parkeringskjallaran so var tað ongantíð partur av upprunaligu ætlanini tað var nakað sum kom inn í tingviðgerðini tí at løgtingið samtykti at grava út frá einum kjallara og nú skal hon so innrættast so tað er ikki
taðer ikki ein durkan av sjálvum prosjektunum tað er nakað nýtt
sum komi afturatvestarja takk fyri harra formaður tað er púra rætt sum sigur stenberg sigur men nú um dagarnar so hoyrdi mann at eitt torneitt horn sum hann hevði gjørt til eina elevator og tað var so fínasta slag nú til tjúgundú sígst kann torni slettiki brúkast tí tað skal bera tveir elevatir ar ístorninim altso onkur má vita sovorðið tað ber ikki til onkur má vita tað sum stendur fyrri einm sovornari bygging tí atgreiða mær frá hvussu ein elevátur á landsjigahúsium skal vera ja tað kann so vera fínt og men tað eru fakfólk til sum mann betalir dýran dómi til at planleggja sovorð at gera sovorðitt so kann ikki ber tað til at mann vakna vakna við kaldan dreym am at nú hevur mann nú hevur mann gjørt tornið skeivt tí tað ella innrætta tingini skeivt pá sama máta tá ið mann skal knýta bygningarnar saman og so framvegis so her eru her eru fleiri áhugaverd ting í men vónandi kunnu okur kasta ljós á okkurt av tí og grundleggjandi broyta skipanina
rokni eg við tað einasta rætta men tað gongur koma aftur til takk fyri harra formaður ja so er ikki fleiri sum hat biðja um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað er ein samdnevnd sum hevur lagt álit fram í hesum málinum sum vit hava hoyrt og vit atkvøða núger so vælja vit eru liðug at atkvøða um málið í samtykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankar og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð so er tað soleiðis at tað næsta málið stendur á skránni tað verður fluttafturum altso løgtsmál nummar hundrað og níggju tað er komin um umbøn í tag tað verður arbeitt við einum broytingaruppskoti í samband við tað málið so løgtingsmál øllur punkt ellivu verður flutt afturum so vit fara nú til altso tað tað verður so viðgjørt seinni á fundinum men vit fara nú til punkt trettan tí sum eg boðaði frá í áðni so var hetta við kemikaliu lógimi tikið av skránni vit fara til punkt trettan tað er onnur viðgerð av løgtinsmálnum hundrað og fimtan uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um innflutning og sølu av rúsdrekka hvør biður um orðiðtað er bjarni hammer sum bjarni hammer fær orðið
takk fyri hara formaður og til viðgerðar so so aðru viðgerð av uppskot til løgtingslóg um broyting om løgtingslóg um um innflutning og sølu av rúsdrekka og tað eru bjarni kárasom petersen og ruttvang tingmenn sum hava lagt málið fram tann sjeynda mars í tveyogtjúgu og aftaná fyrstu viðgerð tann tíggjunda mars nítjaní tvey túsund og tveyogtjúgu er tað beint í vinnunevndina vinnunevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann nítjanda apríl í tvey túsund og tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fundið fyri umboð fyri gistuvist føroya keypssamtøku nes mortenssen rúsdrekasølu landsins og magnus rasmussen landsstýrismann í umhvørvisgvinnumálum

undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í tríggjar minnilutar ein minniluti sum er eg sjálvur hennrikold og bjørt samelsen hava hesar viðmerkingarnar minnilutin hesun minnilutin tekur ikki undir við at øl og við vín skulu fáast til keyps í matføruhandlinum rúsdrekkasølalandsins virkar væl og hevur ment seð væl ígjøgnum árini soleiðis at úrvaleg og kundatænastan hon er breiðka munandi verandi lóg hevur verandi lóg hevur virkað betur enn tey flestu væntaði og føroyska keypsmynstrið er flutt frá at keypa nøgd og sterkari løg til betri góðsku og veikari løg vínuøl eru í dag nógv tann størsta sølan og føroyingar keypa ikki inn í stórum nøgdum í mun til gomlu kassamentanina sum var fyrr minnilutin metir tí at tað er eingin orsøk til at broyta nakað sum riggar og hevur riggað í nógv ár minnilutin er samdur við fólkaheilsuráðnum sum vísir á at rúsdrekka ikki eigur at verða lættari atkomuligt enn tað er í dag men heldur tvørturímóti og tí ikki eigur at verða til sølu í tá talan er um innflutning ar rúsdrekka so hevur viðgerðin víst og tað er nokk eisini galdandi bara sum heild at tað eru ein ovnurmál og vinnupolitikkur tá landsstýrið sum landsstýrið førur í hesum førinum longdini okur vanliga samanbera okum við og sum hava líknandi rúsdrekkasølur sum okur til dømis norra og ísland tey lata fyritøkur sum virka tey lata fyritøkur virkað undir somu treytum sum allar aðravinnur

umvegis rúsdrekkasøluna og fyrri tann óneyðuga ómakin tekur rúsdrekkan ein óneyðugan stóran prosentpart í vinningi landsstýrið leggur eisini strangar treytir á rúsdrekkasøluna tá landsstýrið áhaldandi økir um lógarfesta atlipskravið landsstýrið o løgtingið hækkaði aftur atlitskrávið fyri jól tað bleiv ætlanir var at hekkað tað fyrr ina hálva millión tað bleiv so til tvær milliónir og landsstýrið hevur tí enn eina ferð lagt stórar birðar á rúsdrekkasøluna og harvið tvingar landsstýrið rúsdrekkasøluna til at selja enn meira tað er sjálvsigandi at vistu landsstýrið blívur við at hækka atlopskrøvið jamen so mugu teyi finna upp á eitt il annað som tair kunn at selja og tjena meira pengar av sølua rúsdrekka áhaldandi hekkingin av avlitskrøvnum tvingarúsdrekkasøluna til at flyta inn stórar nøgdir av bíligum sterkum øli at selja víðari til ein so bíligan penga sum føroyski framleiðarar als ikki kunnu kappast við altso tað er eingin ivi um í hesum førinum boðskapurin tykist verða selju ella keypið nógv útlendskt í staðin fyri føroysk framleidda hágósku vørur tað er eisini er eisini ein staðfesting sum nevndin er komu til hesim mun minnilutin heitir á landsstýrismannum um at endurskoða lógina í síni heild og meta um hvussu lógin kann gerast meiri smidlig fyri matstøður og skankistøð í mun til innflutning av rúsdrekka soleiðis tað virkar sum aðrar vanligar vinnur í okkara grannalandum og øllum vesturheimunum hesin minnilutin tekur ikki undir við málinum og mælur løgtinginum frá at samtykkja hetta lógaruppskotið tað er nakað sum eitt er tað er eingin ivi um at tað er øgiliga stórur stórur meiriluti í í vinnunevndini og eisini løgtinginum um at mann ikki ynskir at at øl og vín skal kunna vera at komuligt í matvøruhandlnum men tað er meira ivasamt um tann partin at tann ovnormali handilspolitikkurin ella vinnupolitikkurin at mann tvingar tey sum virka í hesum her millum annað matstovurnar vístu serliga á tað at tey ikki at mann ikki fær møguleikan at bestilla sjálvur til at selja eina matstovu tí at tað behøvuðst yvirhøvur ikki at vera ein missur í inntøku fyri landið í staðin fyri so so koma pengarnir inn víð teimum avgjøldunum sum nú eru á hesar vørur og har hevur tað eisini verið at venda við hesum atlopskrævinum at mann lívur við at hækka atlopskravið eittannað stað at teir flokkarnir sum sita á tingi altso nú í hesum førinum bara tað hevur verið so nú er ta sum miðflokkurin og fólkaflokkurin o sambandsflokkurin at at at mann veruliga leggur upp til at landið skal tjena beinleiðis hava yvirskot av at selja rúsdrekka í staðin fyri at mann ger upp á sama máta yvirskotið vildi vera tað sama rokni við at mann leggur tað í gjøld og punktgjøld og og sovíðari men tað er so tann leisturin mann hevur valt og mann hevur so bara økt um hann at mann sær rúsdrekkanasøluna sum eina beinleiðis inntøkukeldu fyri fyri tann føroyska landskassan har eta avlopskrøvi og so etað umframt eisini tey vanligu punktgjøldini sum eru men tað er nakað sumann kann fór at hyggja eftir tí at eitt sum hevur verið keðiligt ogtð hevur eisini verið frammi á tingi fyrr frá landsølimum tað er at rúsdrekkasølalandsins færi loyvi at flyta inn nú hava okur til felduvís og tað eisini gott eina framleiðslu í føroyum av rúsdrekka av av serliga øli ymiskum øli og so fyri tíggju árum síðan í ár so er tað eisini á rúsdrekka at mann loyvir at kempi kempi kepibryggjaríir úti á heimi sum hava okur snakkaðu um eitt v teimum lítlu bryggjarínum sum eitur cres sera sorialir ta eisin er tað kendur fyri teir hav han umsóknir fa átjan milliardir teir koma heim til dømis bara fyri at nevna eitt har kanst tú keypa ein kassa av sterkum øli hundrað krónur bíligari enn ein kassa av føroyskum sterkum øli til dømis føroyabóður ella ella okkara ella hvat eg n veit ta tað er ikki í lagi tað haldi eg nevndnevndin var var samd um og eisini eg trúgvi løgtingið er eitt lannastað samd um tað grundin til tær selja hesar stóru nøgdirnar á hasum ølunum tí teir fáa tað so óalmindiliga bílig heim og selja tað so nógv bíligari enn tan føroysku vøruna tað vildi verið nakað sum hevði avmarkað nøgdina at mann keypti kanska meira føroyskt og minni av hesum bíliga sterka ølunum fyri ein lítlan pengar og so eitt afturat sum kanska ertað hevur kanska eitt sindur við uppskoti at gera at okur hava spurt eisini í í rúsdrekkasøluni hvat er tað sum ger at mann kemur inn á eina rúsdrekasel í føroyum sum standa tað plattar av útlendskum bíligum sterkum øli sum tað fyrsta tú sær so gongur komann yvir og hyggur skal eg taka ein kassað av av útlendskum øli sum eru hundraðkrónur bíligarin tan føroyska og tíverri vís ta seg at tað fara øgiliga stórar nøgdir av tí útlendska yvir dyskjum og kanska meira enn visti mann segði at tað skuldi ikki vera bíligari enn tað føroyska og so kann okur hava okur hava eisini okur hava kappingareftirlitið sum kann gera tað tað føroyski ikki fara at hækka prísirin da tað saman men tað eru bara nakar aðrir tankar sum eru síðunar av men samanumtikið so tekur samanumtikið so tekur so tekur meirilutin og vinnunevndini ikki undir við ikki undir við hesum uppskotunum serliga at fáa tað úti á handlarnar men heitra landsstýrismannin uum ikki annað færat hyggja eftir lógini eisini eftir avlopsskrævunum men hyggja eftir um tað er nakar smidligari máti til innflutning til matstovur og líknandi og og og so harvið vil mann fáa inntøkurnar staðin fyri ígjøgnum avgjøld og og líka nevna eitt afturat at tann parturin sum matstovurnar keypa og hotellur keypa frá rúsini er eru líka niðri á fimm seks prosent at tí samlaða av tí samlaða rakstrinum hjá rúsini og menn upp til fimmogtjúgu prosent av krevur tað av umsitingini í rúsini at
handfarið hesir faktúrarnir sum feløgini sjálvir kunnu gera takk fyri
ja takk her vóru nakrar viðmerkingar beinir jóhannesen ger so væl takk fyri frá forkvinna nú er brúðarin eitt sindur mann kann siga kritiskur fyri politikkin og økinum mann kann siga hvørt fall tað at mann hevur so ikki broytt nakað viðvíkjandi eftir í innflutningi og tað er sum so verður galdandi síðani lógin kom gildið men tað sum undrar meg tað er tað at bjarni hammer hann leggur eftir samgonguni fyri at hækka avlopsskrávið eg kann hvørt fáa upplivilsa av at bjarni hammer at tað var ein samd fíggjarnevnd har millum annað formara javnflokkin er limur í sum mælt til hann mann hækka avlopsskrávið og eg kann eisini viðmerkja tað at bjarni hammer sjálv er akvavildur fyri tí

ýa fyrití takk fyri frú forkvina jnhammergersætakk fyri frú forkvinna altíð gott at fáa kunning ur hendra inn í fíggjarnevndini men tað var ein samd tað var ein fíggjarlógin var annars vist e kmin dan fíggjarlógina so bleiv hon ti avkveit um dreinum ha tað vóru trý hundrað kontíðir sum blívu avkveiddur umd í einum men ta er tað er haldi ikki nakað nýtt eg sigi seg at tað er forkertupolitikkur eg eri nokk so samdur visti landstýrismaðrin tekur orðið at hann heldur ikki at tað er ein ein gongdleið at blíva við í hækkaður atlipskravi avtlipskrøvið hevur verið altíð tann størsta hækkingin haldi eg fór fram í tvey túsund og tvey túsund og ellivu eittanastað tá ið mann hækkaði tað frá tíggju upp á nei ellivu upp á sekstan milliónir síðan vera sekstan milliónir altso har fert tú inn og tvingar eina fyritøku at tú skal hava stórt avlop og tað gert tú baravar serliga nógv og tað er ikki bara hendan samgongan eg sigi hetta er nakað sum veruliga hevur verið upp at vendu systini at er tað skilagott at landsstýrið ella tað tað nú sitanditeimum sitandi stýrið sum er blívu við at hekka ella hevur e so stórt avlopskrav í staðin fyri at tað kann gerast við teimum vanligu mekanismunum sum eru

takk fyri at tað varmaður fyri fólkinija takk bjørnur kára sum petersen ger so væltakk fyri forkvinna tað er nú ætlaði at eg spyrji eitt sindur inn til tað saman tað er við at rúsdrekkasøga landsins hevur eitt avlopskrav sum egentliga bara blívur ein skattaskrúva fyri okkum her á tingi at skrúva upp á tá ið mann gavar pengar undan samgongum sum situr nú hon valdi so avlopskravið hjá rúsdiniúsini skuldi vera tvær milliónir hægri enn tað var áðrenn og hóast tað so sigur ásetingin hjá rúsdekasøluni at mann skal tálma nýtsluna men mann skal handla út frá einum vinnuligum grundarlagi tað vil siga alt annað líka merkir tá bara dýrar prísir fyri brúkaranum ná líkamikið tað sum tað sum minnlutin hjá bjarnar hammer skrivar er at at mann hoyrir á landsstýrismann um at endurskoða lógini sína heild og metum um tað kann gerast millumligar fyri matstovur og skonkingarstøð tað kann tað og tað er við at samtykkja ta ásetingina sum er í uppskotinum um at mann sjálvur kann stovna feløg og innflyta tað er tað sum vinnan eftirspyr og tað vóni eg at mann
eina fyri framtíðini um tað ikki verður samtykt í dag
amtakk fyri frú forkvinna at tað sum eru sum okur snakkað um hesa her skatta skrúvuna við altso sjálvandi landið tjenareina rúgv víð vanligum avgjøldum bæði øli vín og brennivín og so víðari men tað ber heldur ikki til okur hava eiini tað hevur eisini heilsuráðrar eisini ve framvegis sjálvandi at hækkað tú prísin nóg h høgt so verður verður nøgdin verður ta a avmarkað men tað sum hendir tá so blívur tað tað sum hann altur sigur mann skal ikki siga fámann a veldi men so vil tað so siga tað at tað er bara tey allarríkastu sum kunna keypa sær einasta skawín ella eina øl ella ella hvat mann ú vil tað er heldur eingin sum ynskir tað mann ynskir at finna eina javnvág sum tálmar men ger tað møguligt at tey sum eittlansasstað tað skal ikki bara vera fyri tey ríki føroyingarnar og ikki fyri allar føroyingarnar við inlutinnflutningi soe tað eg trúgvit eingin og ivi um mínari verð at fyrr elaga seinni so verða eittl annað gjørt við tað tí eg dugikki t sígja tað geva nakra meining yvirhøvur at mann roynir at neyðhalda um tann partin og lata tað mann kann bara forastilla sær vvi at landstýrismannin hevur ett bil og hann skal tvingast til
til ein bilhandlara nei ein bilverksmiðja at gera bilin tí at tað er bara tað sum lógin sigur tað er heldur ikki í lagi
ja takk tað mar tíðin fara at vísa so er tað steffan klein poulsen eina viðmerking j frú forkvina nú komu røðarin við nokk so nógvum vinnuligum detaljum rundan um rúsdrekka og og og bryggjaríum og annað útlendsk byggjarí og og hvussu hvussu tað kemur í kapping við við føroyk byggjarí og so framvegis og tað er kanska ein partur av av diskusiónini men tað sum er allarviktigasta at vit tosa um rúsdrekkapolitikk tað er at tálma nýtsluna og og tá er atkoman rættiliga avgerandi og og tað er nakað sum hevur riggað og nakað sum má halda fast við og og og læknurnar av rúsdrekka haldi eg trumfar alt annað sjálvandi vistimannkan føla seg trygga við at gera nakrar broytingar fyri vinnuna sum sum sum ikki hava nakrar ávirkan á nýtsluna av atgoli so so kann mann sjálvandi hygjaupp á tað men men tað má altíð
verða tað fyrsta atlit mann hevur tá ið gera broytingar viðvíkjandi
ja takk bjarni hammer ger so altnei tað haldi eg at eingin ikki er samdur í at tað er tað er at meira atkomiliga heit ger tað kanska truplari men men tað er eisini ein staðfesting at tey sum vilja hava hendur á tí tey fáa fatur á tí tað er so eingin ivi um tað og løgnirnar tað er tað sum hann sigur um tað eru fólk sum ikki tola tað og líka sum tað eru fólk sum tola nógv ting millum annað eg altso sum hann sigur tá ið tað blívur for nógv av øllum og tað kundi eisini verið bæðri religión tað kann vera matur og tað kann vera og so framvegis sum er óalmindiliga skaðiligt upp á allar mátar og tað er tað eisini í hesum førinum tað skal eingin yvir um at tað eru okkurt samd um heilt sikkurt men tað vildi tað heldur tað vildi tað ikki blivið meira eitt komulát viðulát við seg tað vildi ikki onkur matstovuband sínari hava bestilt tað sjálvur tað vildi sølan hjá teimum vildi ikki vaksa meira men men sum tað er løtuni og tað trúgvi fer at tað trúgvi løgtingsforhaldið um nógv ár nógv av langa tíð framvegur so verður ferðir tað ikki at vera eitt komulát í vanligum matvørumhandlum tað bilar heldur einki tað er tað heldur ikki norra og heldur ikki í íslandi men rúmvísingutakaður var heilt stuttligt rúsan í íslandi hon flytur einki inn sjálv har
eru tað nakrar fyritøkur sum flyta inn og so keypir rúsan frá teimum fyritøkunum haldi eg um fimm seks takk fyri ja takk næstur at røða er beinir
johannesen ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg skal lesa álitið hjá einum øðrum minniluta upp tað er so jóandahl beinja ohannesen og jagum mikkelsen hesin minnilutin metir at skulu broytingar gerast ví rúsdrekkalógni so skal ikki økjast um nýtsluna tá tað kemur til at selja rúsdrekka íhandlinun so hava serfrøðingar víst á at tað hevði økt um leiðsluna í dag er tað soleiðis at tað er ein einkarðssøla og eisini eitt innflutningsmonopol galdandi innan rúsdrekka hetta innflutnings monopoli er nakað ið bert er galdandi her og ikki í øðrum norðalondum í viðgerðini hava bæði umboð frá vinnuni og rúsdrekkasøgulandsins greitt frá hvussu hetta virkar í dag rúsdrekkasølan innflit í dag ið vinnan biður um so vinnan fær fatur á vøruni hesin minniluturin heldur tó at tað di verið gjørd ein lýsing av hvussu hendan ásetingin riggar og um tað kundi verið broytingar gjørdar ið løvdu vinnunag at innflyta beinleiðis undir skipaðum umstøðum so hevði politiska skipanin konað tikið eina avgerð út frá hesum samgongan hevur ikki ætlan um um broytingar inn á tað íð uppskotið umfatar men greiddi landsstýrismaðrin frá at hmann hyggur at broytingarlógini har ímillum avlopskravinum við hesum viðmerkingunum tekur hesim minnilutini ikki undirv málunum og mælir løgtingið frá at samtykkja uppskotið og fyr at koma síni nakaðtíð sítt nevn herpeint so millum annað hetta her við innflutninginum tá mann tosar um at innflyta so er tað kanska serliga innanmatstovuvinna og aðrastaðni at mann vil hava møguleikar at innflyta kanska beinleiðis og eg persónliga so haldi eg skilji væl sjónarmiðjuni hjá teimum so at eg haldi upplagt at mann kanska fer at lýsa hatta er øki her at mannhyggur athvat fyrimunrar kann hava við at um mann til dømis avtók hetta innflutningsmonopoli ummann gjørdi tað og gso er tað akkurát hetta her sum landsstýrismaðurin geiddi frá í nevndini hett her við avlopskravinum og eg haldi tað er eitt sindur løgið orðing akkurát í rúsdrekka lógini tað er bæði tað at mann tosar um ati sjálvt endamálið við lógini er tað at mann skal tálma nýtsluni men so hevur mann eisini itt alopskrav tað er tað av hesum sjálvum er eitt sindur mótsigandi so attað er tað er millum annað eisini sosovorðt mann kann hyggja at men sum sagt
so hesin millumlutin hann tók so eg tykist so ikki undir málinum
takk fyri frí fólkum ja takk bjarni kárasen eina viðmerking ger so væl takk fyri frí fólkum tað er í øllum førum at mann kann vera ósamdur um um nógv og tað er ikki tað er ikki at siga til tað eru rættiliga stórar ósemjur rundan um kanska tann fyrra partin við um tað skal kunna seljast í vanligum matvøruhandlum men eg eri alt annað líka øgiliga fegin um at mann í morglutanum viðurkennir at tað er við innflutningi og tað kunna stovna feløg til at innflyta tað er fyrst og fremst ein vinnupolitiskur spurningur tað er ikki ein spurningur um nýtslu hjá endabrúkarum ella misnýtslu og forskeljus ár tað er vinnupolitikkur annars standa vit við eina rúgvu av avbjóðingum á hesum her í økinum bryggjaríið í føroyarbjór klaksvík og ferðaðilsdustilluríið kvívík og tað nýggja eið sum er í havn tey øll trý standa við avbjóðing í mun til regluleringar sum politiska skipanin hevur sett sum avmarkar hvussu tey kunnu bryggja hvussu tey kunnu selja og hvussu tey kunnu útflyta tí haldi at mann átti at endurskoða alla skipanina sum hon var
og og roynt í størri mun á hugt
ja takk beinir johannesen ger so væleg haldi at eg skal fara og rósa teimum frá onsók fyri at tey í kortspæli hava sett sjóneykuna á hvat hevur teg við innflutningi tað hevur kortspæli nakað sum haldi at øll nevndini blivu nógv klokkar uppá men nú hevur mann kortspæli sett gongd á tað kjakið so at tað er møguliga at mann fer at hyggja eftir tí nú í framtíðini og hyggja at er tað nakað mann kann gera har men sjálvandi so er tað sjálvandi so sera tá mann skal hava tað undirskipanum umstøðunum so víðari og tað er hvørt hann nakar sum mann burtur
akkurát við hesum hermanum her takk fyri ja takk næstur at røða er bjarni kárasund petersen
ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg skal lesa viðmerkingarnar hjá mær sjálvum nn tann triðja minnilutan siks minnilutar up á nakvrar aðrar mátar eisini øh undirritaði heldur at uppskotið er ein neyðug og týðandi nútímagerð av verandi rúsdrekkalóg hoyringspartarnir hava víst á ati hjá handlnum í danmark millum annað eru rúsdekkaverður ein stórur partur av samlaðu søguni og vinnuliga grundarlagnum tað framgekk eisini rættiliga greitt undir viðgerðini av málunum at úrvalið fór ikki at minka av hesi lógarbroyting og eitt prísstøði mest sannlíkt hevði verið lægri eisini við verandi avgjøldum á rúsdrekka vørum harafturat vóru flestu partar í handilsvinnu av teir í fatan at mann var til reiðar til at umleggja sítt virksemi til eisini at umfata øl og vín skuldi lógaruppskotið verið samtykt og fingið gildi rúsdekkasøga landsins virkar væl undir verandi kørmum og lóggávu men tað er sjónfyrisøgn at samfelagið hevur flutt seg nógv síðani fyritøkan varð sett á stovn í nítjan hundrað og tveyoghálvfems broytta nýtslan hugburðurin og tørvurin hjá borgarunum og vinnuni krevur at vit hava eina lóggávu sum er nútíðarhóskandi ein vaksandi ferðavinna saman við alsamt meira tilvitaðum brúkarum krevur eina rúsdrekkalóg sum endurspeglar henda nýggja veruleikan í føroyum tí metir hesin minnilutin at uppskotið er til gaks fyri brúkaran og vinnulívi við størri úrvali og lægri prísi millum annað orsakað meiri kapping at avtaka einkainnflutningin hjá rúsdrekkasølu landsins hevði somuleiðis gagnað føroyskari matstovuvinnu í føroysku matstovuvinnuni eru nógv skeinkiloyvi og vinnan metir verandi lóg at vera alt ov avmarkandi og stirvnað í mun til innflutning og vísir á at einki grannaland hevur eins stirvna skipan sum okkara rúsdrekkasølan virkar nærmast sum eitt eyka tollvald fyri vinnuligar innflytar av rúsdrekka sum mugu bíleggja sínar vørur úr útheimunum gjøgnum einkasøluna tað eru eisini ábendingar um at rúsdrekkasølan landsins brúkar lutfalsliga nógva orku upp á at avgreiða matstovuvinnuna hóast matstovuvinnan er ein lutfalsliga lítil partur av inntøkugrundarlagnum hjá rúsdrekkasølulandsins uppskotið hevði latið fyritøkur sjálvar innflutt terra úrval og tað er gagna matstovuvinnuni har øluvín er ein stórul partur av inntøkugrundarlagnum og har úrvalið er týðandi fyri teirra kappingarføri við hesum viðmerkingum tekur hesum minnilutin undir við málinum og mæli løgtinginum til at samtykkja uppskotið øh frú forkvinna hetta her uppskotið koyrir í tveimum sporum tá ein er hetta við at lata handlar at selja øl og vín hitt er tað at lata fyritøkur so sum matstovur og annað til at stovna feløg sum kunnu innflyta sjálvar til sína egnu sølu tað eru í øllum førum hvør sínar diskussiónir tí fyrra kann mann kanska skilja er eitt sindur meira konservatielt í og við at tað hevur nakað við endabrúkararn ar gera meðan tað seinna uppskotið og tað haldi eisini a ølttrí álitini vísa á er meira av vinnuligum karakteri øh tað sum mann ofta diskutera í mun til øll uppskot sum hava við rúsdekka gera her her í tinginum tð mann fer beint at at tosa um nýtslu og misnýtslu og til tað skal eg siga at tað eri ikki ordiliga semja í øllum førum um hvørt tað at gera eina liberalisering áv rúsdrekkalóggávuni soleiðis at mann kundi fáa ti vanligum handlum um tay elvst til eina mornýtslu ella sama nýtslustøði og um misnýtsla ella alkohulisma um tú vil hevði hækkað ella verið á sama sama støði tað er eitt sindur ymiskt hvat tið fólk siga men tann seinniparturin hetta her við at lata fyritøkur innflutta sjálvari og mann hevur innflutningsfyritøkur til øluvín tað hevur einki við meirnýtsla at gera tað er bara eitt vinnuligt átak sum minkar um um umsitingina fyri fyri fyritøkur í føroyum innan fyri matstovuvinna og telvunnuna og ferðavinnuna og so framvegis øh og eg hevur fyrisovut ongan ongan týdning fyri endá brúkaran annað enn at tað er lættari hjá fyritøkum sjálvum at skaffa sær tað úrvalatey hava tørv á og at tey kanska eisini kunnu vera meira kappingarførur í mun til prísi og hvussu tey keypa inn frá útlandinum og so framvegis trupulleikin við tí fyrra partinum við at fáa tað úti í handlarnar tað er tag at í dag er tað rættiliga stirvi brúkarin er nógv meira tilvitara um hvat hann vil hava nær hann vil hava tað og hvar hann vil hava tað og hví hann vil hava og eg haldi eisini at tú vísti seg at síðani lógin bleiv kkom í nítjan hundrað og tveyoghálvfems tá var mann øgiliga bangin fyri at mann fór at drekka nógv meira og nógv sterkari tá øvugta er hent mann drekkur áleið tað sama men mynstrið eru broytt soleiðis at mann er farin frá at drkka sterkari løgir so sum spyritus og annað til at drekka meira øl og vín tað er altso góðskuvørur mann er eftir og tað er til afturvið ein góðan búff ella ein góðan bita tað er ikki hetta her hesin her kassamentaliteturin sum var galdandi áðrenn áðrenn mínari livitíð so tað haldi eg at fyri at hava eina meira modernaa nýtúmansgjørda lóggávu inn an økið so haldi ag mann átti loyvt hesin her eg haldi verandi skipan er ov stirvin hon hon gevur ikki tann maksimala úrvalið hon kevur ikki tann besta prísin og hon er eisini í sær sjálvum rættiliga formyndarisk tí vit her á tingi siga jamen tú klárar ikki sum borgari at stýra tær sjálvum tí mugu vit stýra tar fyri øh tá tað kemur til hesa diskusiónina sum vit ofta er inni á so e rr ordiliga glaður fyri at mann er farin at tosa um hetta sum meira vinnupolitikkur eg var eitt sindur inni á tí í viðmerkingina til beini johannesen um at tað byrjar faktiskt at koma at vinna í hesum her vit síggja at tað er fyri nøkrum árum síðani sett eitt bryggjarí á stovn í kvívík sum hevur stórar ætlanir um at um at gera eitt stórt sbryggjarí við við við lokalari sølu sum eitur ferðast stillri tei verða eisini avbjóðingar í mun til hvussu mann lakrar rúsdrekkavørur og hvussu mann fær fígging til vega til slík slíkar verkætlanir tað hevur týdning fyri teirra virki og fyri teirra útflutning at vit nýmótas gera lógina og ikki halda okkum aftur tí at vit eru so bangin fyri at tað gongur út yvir nýtsluna ella ella misnýtsluna tað sama er galdandi fyri føroyabróðr í klaksvík tað sama er galdandi fyri okkara í á velbastað og tað sama galdandi fyri ey sum er á nýstovnar bryggjarí her ø í vinnuøkinum í havn eg haldi at at vit mugu hyggja eftir tí meira sum vinnupolitikkur øh vit síggja eisini at matstovur stinga seg upp í kravt avti er eitt nógv størri ferðavinnu í føroyum vit vilja gjarna liva av teimum fólkunum sum koma her til landið at síggja okkara vøkrar oyggjar vit vilja tjena pengar burtur úr teimum matstovur stinga seg upp kring alt landið kanska serliga her í havn og væl vitandi hvussu stórur partur av umsetninginum øluvín er so haldi at vit áttu at gjørt tað lættari hjá teimum at virka í føroyum øhtað eru nýggjar vørur sum verða framleiddar í føroyum bæði til heimamarknaðn men eisini til útflutning og tað skal eiga at kunna njótast bæði av teimum ferðandi sum koma til føroyar men eisini av føroyingum sjálvum øh harafturat er at nevna og eg haldi at ta e nokk so týdningarmikið rúsdrekkasølin hevur eitt avlopskrav fyri tað fyrsta so hevur hon tvey mótstríðandi endamál tan eini er vit skulu avmarkað nýtsluna av rúsdreka som nógv sum vit kunnu hitta er vit skulu koyra rúsdrekkasøðu landsins út frá einum vinnuligum grundarlagi tað vil siga t tað samstundis sum at løgtingið hevur ásett avlopskrav sum hækkar viðhvørt tá mann manglar pengar av tí at tú skal ikki selja meira men tú skal virka útr frá ininligum grundarlagi har kann bara eitt henda prísirnir fara upp eg veit ikki hvarj konkretar avleiðingar eru komnar av at mann setti prísirna upp í fjør men eg gangi úr frá t tað eru nakrar krónur pervøruskt slag og tað sum er viktigt í tí samband tað er tað at eitt sum vit vita tað er tað at hvør brúkar meira rúsdrekkavørur tað eru tey lágløntu og ikki tey háløntu so upp á tann mátan við at hava høgar prísir sum mann ger fyri at grundgeva fyri at tað avmarkar nýtsluna so seta vit faktiskt ein regressivan skatt sum rakar tey lágløntu harðari enn tey háløntu tey sum sita her á tingi og onnur sum sum tjena meir enn hvat gott er vit hava ráð til at fara í rúsini og keypa ein kassar fyri tvey hundrað og hálvfjerðs krónur men tað hevur eitn vanligt fólk til eina kommatión ella eitt annað ikki so tað er ein regressivur skattur eg haldi ati eg eri í øllum førum øgiliga fegin um at mann byrjaðu at flyta kjakið ett sindur frá at alt sum hevði rúsdrekka at gera var mann so forferdiliga bangin fyri hr á tingi til at mann byrjari at viðurkenna at eg eru partur av vinnulívinum sum stríðast umsitingarliga og logistiskt við at skipanin er so stirvin sum hon er í dag hin parturin hetta við um øli vín skal vera úti í handlunum tað veit eg at at tað ikki er serliga breið undirtøka fyri her á tingi men eg treisti mær í øllum førum við at um tú spyr fólk vanligt føroysk vanligur føroyskir borgari so taka tey undir við tí tað gera tey kanska partvíst tí í dag og uppliva hvussu góð tann skipanin kann verða niðri nógvir føroyingar fara niður at lesa og uppliva tað at mann kan fara í á sevna levna og keypa ein sikspaklandan har dystin klokkan hálvgum sjeyum kvøldi ein vanligan mikudag í rúsini er tað sletiki up á sama máta rúsdrekkasølalandrin er alt forstirvin til tað endamáli og eg eri ræðuliga sannførdur um at borgarin í føroyum hevur ei heilt aðra fatan av vað rúsdekka er enn hvat politiska samansetingin her á tingi er í dag vit hava sæð foelar elmeiningarkanningar um tað framsókn gjørdi til dømis eini í tvey túsund og fjúrtan tað er nokk so nógv ár síðani gaman í men tað eru nakrar feskar kanningar gjørdar um tað eisini sum vísa at tað liggja millum trýss og hálvfjerðs prosent av føroyska veljaranum ella føroyska borgaranum sum tekur undir við at mann fær ølo vín út í handlarnar tað er í tí ljósunum mann skal síggja hetta her uppskotið mann skal lata vera við at vera formyndariskur yvir
tann vanliga borgarin og mann vil geva honum álitið aftur takk fyri
takk fyri her eru fleiri viðmerkingar fyrst er tað steffan klein poulsen ger sovæl ja frú forkvinna nú fór røðaran aftur í til nítjan hundrað og tveyoghálvfems tá ið rúsan kom og vísti á atnýtslan bleiv okkurt ná meira skilagóð og og soleiði sum eg síggi upp á tað so er tað orsakað av tí at mann fór frá kassamentalitetinum har mann kundi bíleggja tólv litrar hvønn triðja mánað og og tá var tað nógv sum bílegdu allar tólv litrarnir av a av sterkumrúsdrekka og og so gekk mann frá hús til hús og og drakk dekona nógv og og tað fekk rúsan skil í kann man siga men so hyggi eftir dønum sum sum so hava flutt seg enn longur og hava eina nógv meira liberala loysn ppá rúsdrekka so so kunnu sekstan ára gomul drekka eitt ávíst slag v alkohol ogsátjan ára gomul kunnu keypa hvat tey vilja og hagtøl vsa at te drekka v ógv verri so eg haldi ikki tað er tað er rætta kósina at at flyta okkum
longri enn enn hvat tað hava gjørt við rúsunum tí tað var eit
takk fyri frú forkvina til tað fyrsta punktið hjá steffan klein poulsen so kann eg siga tað at tað sum hendi í nítjan hundrað og tveyoghálvfems tað var ein liberalisering av undanfarna skipan tá var tað hesini kassamentaliteturin har av tí at tú hevði avmarkað atgongd so pto so maksimeraði tú hvat tú kundi keypa og taðer eit sindur tað sama sum vit síggja í rúsini í dag av tí at tú kanska ferðar ikki so ofta so keypir tú tað sum tú heldur tú hevur tørv á í eitt longri tíðarskeið so liggur tú inni við øllum tí og so verður samsøluvíst druggið meira í staðin fyri visti tú kundi keypt eftir tí aktuella tørvinum dag fyri dag tíma fyri tíma erðu nærsagt so kundi mann ímynda sær at tað kanska eldri til eina minninýtslu tað seinna punktið sum steffan klein poulsen er inni á tað er eitther við aldursmarnum drykkjumentanina í danmark eg vil eg havi hug at siga at føroyar er í stórum trekkum hevur tað verið í øllum førum eitt avhalds samfelag ímeðan danmark í stóran mun hevur verið ein hevur havt ein heilt aðra drykkjumentan tað haldi eg endurspegla seg eisini í mátan mann man brúkar rúsdreka uppá men eg haldi ikki at tað er ein grundgeving
fyri at mann hevði drukkið tað nógv meira í føroyum um mann liberalisku
pansera í rusdrekkalóggávuni jatakk inscariasen ger sovælja takk nú var røðaran en á haesum her at tso munurin er millum hetta her kundi hugsað mær at spurt um hvat hvat tað betýðir fyri fyri eina fyritøku sum kanska kundi innflutt vín og annað sjálvr altso hevur tað stóran týdning altso í nú hugsi eg í í í pengum og sovíðari og nú var eg eisini ein av teimum sum helt tað hava hildið tað íð verið rættasta at tað var úti í í handlunum men eg haldi eisini síðani at rúsan er komin er tað nógv broytt við tað at tú hevur fingið fleiri støð hvar tú kanst keypa tað og at tú hevur eisini broytt tað við at er opið leygardag so víðari tí haldi heta er faktiskt øgiliga tað er øgiliga nevnt at koma til hjá fólki í dag og upp á tann mátan er tað øgiliga nógv broytt men men spurningurin kanska nógv meir hvat betíðir tað fyri
eitt eitt virki at tey kundu flutta inn sjálv
og hvat sigur rúsan til tað gersætakk frú forkvina øh og takk til jensa hariasen fyri spurningarnar til tað fyrsta ella tað sum hann isini endaði við tað hevur nógvar ítøkiligar avleiðingar fyri fyritøkurnar tí at fyri tað fyrsta fáa tað ikki fat við tí tey vilja hava matstovurnar í føroyum fyri at vera kappingarførar við hvørjar aðra men eisini kappingkappingarfør við matstovur í í útheimunum so munu tey hava til dømis eitt eitt ræðiliga gott vøruúrval á víni og tað krevur at tey kunnu leggja innkeypi til rættis soleiðis sum tey nú einaferðr hava hug til og ikki eftir náina av rúsekasøu landsins sum hevur alt annáa líka eitt mann sigurtaðer eitt stórt úrval tí eru tey ikki neytúrliga vi sæ viðsu aktørarnir kundu keypt sjálvir tað er eisini sovorðir sum at at vistu tey skulu keypa prøvar heim so kunn tey ikki senda tær reatur tí at rúsarn hevur eitt innflutningsmunnpól tað er forkeldis sovrðni har ting sum kundu verið nógv lættari og so bara altso tað at mann skal inn íð einum platu inn til rúsuna at kjalla at venda og slegma avgjøld á og út tað er eingin tænasta í sambandi við tað tað er bara næstan sum et eyka tollvál og so hitt sumhesaca riasen nevndi við at rúsan hevur víðkað upplatingar tíðirnar og alt tað tað er nettupp eitt tekna
uppá at brúkarin hevur ein annan tørv enn hann hevur havt og at mann má
tillaga seg til tann veruleikan takkviðmerkingfrú forkvina nú legði merki til at bjarni kárasum petersen samanber støðuna í danmark við rúsinum í føroyum føroyan sigur fólk taka undir við tí tí tey kenna tastað virka í danmark men tað er einum heilt annar triður veruleiki í nógvum nógvastaðni í føroyum ta er ein vanlig føroysk bygd ein vanlig bygdarhandil í føroyum altso í danmark hevur t hóast alt ein ræðuliga stóra kundaskarða ein ein vanlig bygdahandil í føroyum fer ikki at liggja inni við nógvum sløgum av víni til dømis tí kanska onkur kemur fimtan hvørt ár og keypir eina ávísa fløsku altso tað verður tað bíligasta og kanska tað næst bíligasta eisini og so og tað verður tað altso tað er tað var øgiliga avmarkað og og tí tí tí haldi eg at at mann kann ikki odiliga samanbera tað við í danmark eg haldi at vit hava eina góða skipan í dag hvar ð vit hava eina tálmandi virkan samtíkis eir tað lætt at fáa fatur á á bæði øliu vínini tað sum vil tað og hann fær stórt úr val so eg haldi at skipanin hava í dag er góð bæði fyriat hugsa
tænastun tey sum vilja hava tað og eisini tær at
ja takkjarasom petersen takk fyri øh frú forkvinna altso eg haldi hetta her við at tað e fór lítil volumen í føroyum til at tað kann vera eitt eitt høgt vøru úr val tað haldi eg ein pástandur uttan líka tað er einki sum bendir á at tað skuldi verið soleiðis eg veit at m hann stúrur fyri tí men eg rokni við at vist tú spurdi ein av teimum sum reka handlar í føroyum tá ið tú sagt at tað var einki problem tað er eisini tí at mann veit at brúkarin hann hann hevur nakrar preferansir at mannkn eisini fara í ein handla bygdum fáa nøkunøkur sløg av olju og nøkur sløg av smøri og nøkur sløg av soda aftur nøkur eg veitiski hví tað skuldi veri øðrvísi við við við við oli og víni harafturat visti mann hevur tørv á at fáa nakað serstakt tað er tað eg haldi eisin tað skuldi borið til at havt serhandlar kunna gjørt serhandlar hví ikki altso mann vil skapa problemini í staðin fyri at síggja hvør loysninir altso ella hvør loysnin kann vera og og tað skilji eg væl mann er øgiliga bangin fyri hesum
men eg eri knappt so bangin fyri hesum her tvørturímóti haldi eg hetta hevur verið eitt stórt framstig takk fyri
tímdi ikki at fara skriva nakað fyrimeg sjálvan so eg mátti bara taka undir við at eg var ikki heilt samdur við ikki eilt hundrað prosent samdur við allar tekniska hann loyðið fyri at fáa fatur í hesun her vælsignaða vínunum hjá hjá framsókn men men taðr tann skil tað tað tað má mann so bara liva við tað tað er enki at gera við tað men hetta her við at framsókn ta hetta er eitt uppskot fyri handlar í havn altso hetta er desidera til at havna uppskot tí at at skalt tú út við øllum hesum øllumhesum sløgum á víni so fer so fer tað sletkiki at bera til a rekenn handlil ú tí eini bygd í føroyum øh eg havi lárt merki til til dømis at onkur handilin í suðuroynni tí mar smærri teir vara eitt slag av margarin tað hoyrir ongrastaðn heima tað tað hoyrir honnastan heima mann skaln bara selja eitt slag av avav margarin visti mann skal fara selja hundrað og hálvtrýss slog av av víni og sms er eg sjav fylgjadótti nokk av plássi ag tak hillar upp allastaðini men men aðrastan verður tað verður tað meira problematiskt at fara at seta hetað upp altso við seg í visti mann hugsar seg til at ein handil ja hvar ka mann siga sumba til dømis ter ein fínur útmerkaður fantastisk fínur handil men har er avmarkað pláss altso viðseg í hálvd annað hundrað sløg og n nú siga tær at eg for lítið á dandagi so kann hava hundrað og hundrað og fýrs sløg av víni vistiú hálvda andrað slørs skul inni á handlin og sumba so má hann fara út á vegin við vøruni mann kann ikki selja vøru inni í handlinum og haldandrasløgin og fimtan sløg av øli og tað er minimunn fimtan sløg ølið visti tað skal vera ein rímilig ein rímilig lgaog

eg haldi at at at at p á tann mátan so so hevur tú líkasum ein ein ein uppdeiling kannafínu parturin altso eg aldi eg dugi kki arda at síggja at at at sumbikar ikki fil keypa hvítvín til dømis tá teir verða kneptur til døgurða tað tað má mann hava og veðrakjøt so hevur mann reyðvín sjálvandi illa brúnkaðar frikadellur að tað sigur seg sjálvt soleiðis er tað

tá ið tú so skalt velja at siga tað at ja tað munnu hava at tað ber ikki til at hava nøkur fá sløg bara so sigur tað seg sjálvt at tað verður problematiskir summara fólk og selj í hvalba fara a vøruri lag til váksa at keypa vanliga varir tí at handilin e er propp etani fullur av

nei ja ja tað kann gott vera at tað kann ljóða eitt sindur møstis men men mann hevur reglar fri fyrri bæði eitt og annað okur hava reglur fyri hvussu skjótt mann kann koyra og eg eri n rýmiliga sikkur í at vist e ikki reglaborðið fyri fýrs gymjisferð so hevði eg verið nú serliga ser n úe iki evi eg keypti at ein brúkt ta gamla bil hevði eg verið støtt vekk uppi í hundrað og tjúgu tí áðrenn tú veit av so ert upp í hundrað og fimtan so at mann más hava relar fyri øllum tingum hetta her hjáhjá hjá framsókn at eingin skal hava reglar eingin skal hva nakað sum helst av núklum tað tað verur ein emyndalig hurliverki og her er er so nógvar matstovur tú kansn drekka á víni bara av kaiini og niðan her visti mann støkkur in á gólvið avfrá fyri í landasmyrrili og her niðan summan alur m komi niðan á trappun her so nógvur møguleikar eru at drekka og visti tað so kemur ígjøgnum ssumtórshavnar býra snakkar um at fara at byggja barrur og alt úti á kaiini í havn og fór á skipini vekk so verður ein einormimøguleikar at fáa eina kenning av vegnum dagarneftir tí tær snakka um at mann skal mann skal rudda skipini vekk tí at at tjóðleikhúsið skal vera og so barrur rundan um tjóðleikhúsið og tað ljóðar ja fyri mær ljóðar tað púra vilt men men upbært mann er eitt sindur afturúsildur kanska tað veit mann men men men hetta her við ttað skal vera so øgiliga nógv úr valaverkum okur hava mjólk til dømis og og og tað er fantastiskt tað er fýra sløg av av mjólk okur hava reyða mjólk nei og startað við bláari mjólk okur hava reyða mjólk our hava gála mjólk okur hava grøna mjólk og alt kemur farsaa meg kúgv øll hesar sløgini er ikki fantastisk at ein kúgv kann mjólka fýra sløg av fýra sløg av mjólk

tað kann mæn endaa fáa í bæði hvalb og porkir og sumba fýra sløg av mjólk so men altso nú skal eg ikki skuffa tær hat eg fari ik eg fari ikki a taka undir við esnter uppskotum tay havi ikki akkurát hann trongdina tíl atið men sum hjá framsókn so er hetta eitt eitt havna uppskot tað er eini tað er eingin sum helst diskussión um tað hitt hitt hvussu mann kann fáa øll hesi sløgini at at so eg havi ongantíð hoyrt nakað serliga nógv um at nakar hevur problemir við at fáa fatur í tí mann kann enda ja ber ta smyrli kann mann drekka øl og og mann kann koyra forbý húsunum á tvøroyri oghar eru ja onkur segði at tað vóru ikki ber an hundrað og tretivu sløg inni har av av víni tað tað veit eg ikki um tað passar men uppi á rúsuni har uppi hevur onkur sagt ein hundur er ni hundrað og trýss hálvfjerðs tað má man hava at visti mann skal liva tað mest mann skal liva eina rímiliga tilveru og og og so kanst so kanst tú ikki bara fara inn har og siga ja her eru bara tvey sløg hevur tú knættu gi sum mást tú taka hvítvín og soer ikki meira um tað nei soleiðis her tað bara altso framsókn hevur sov erna fín taðser fornen fornemmilsur at tú skalt hava ein ófatiliga rúgva av av velju í alt eftirkvatn om einaferð hevur til døgurða mánadag kanst tú hava eitt slag vínur týsdag eitt annað slag ónsto tó fríggjadag og som lærkasta móti fríggjadagir so mást tú koyra eitt sindur ster sterkari á á løgin tá ið tú kemur út á fríggjadagin soleiðis at manre passaliga væl fyri lagarig

hetta var so líkasum tað sum eg hevði afsæð leggja afturattí álitinum sum eg eri í altso men eg vil gera vartt við at at eg taki sjá viljandi ikki undir við uppskotinum tí at eg haldi at tað er meira enn nokk ikki minst har á leiðini tað er nógv meiri nokk av møguleikum at velja í sum tá eg sá htær hjá býra
kemur afturat við teir kaiini hasir fimtan varnar afturat so vil ikki meir enn mann ganga tá mann kemur niðan her ja takk mær
tað eru fleiri viðmerkingar fyrst bjarni kára sum petersen ger so væltakk fyri frá fólkum á tað er í øllum burtum stuttligt at hoyra henni í gold um mann sær huglendingar um mann ikki er so ræðiliga samdur men nú nevnir hann har fýra sløg av mjólk úr sumu kúgv tað eru túsund sløg av vín frá sumu víndrúvum eg veit ikki um henni gold veit av tí men úrvalið er simplutendis so stórt og eg hevði eisini gjarna viljað at vóru túsund sløg av mjólk frá sum kúgv og eg vil eisini hjálpa henni gold at sláa eitt slag fyri at fáa úrvalið breiðkað í vági viðst tað hann kempar fyri men bara líka við
takka fyri fyri viðmerkingarnar nú veit mann hvari hen
hnigól stendur um issi annaneg nei altso kárason prevust ikki at fara úav a veruliga vági eg havi ríkilga møguleikan at velja í hasum bara eg fái tvey trý sløg av øli so haldi eg tað vera ríkiligt altso tað tað prevust yvirhøvur ikki at at at blíva nakað naka kollvelting í í handlinum í vági ppágrund av av manglandi úrva til hendrikold tað trúgvi eg ikki at et eru neyðugt atso men men men hetta er nokk so spessielt also við við hvat mann líkasum fest við í verðini og hvat man interssera seg fyri at tað er so ófatiliga viktigt tí altso eg havi skilt tað lana fyri te smærru fyri tey smærru matstøðini so er tað ein lættið at hava rúsunna at orðnaðhesi tingini fyri tey ein lættur hjá summar av hamum tað koma bara eftir tí stagnum at skulja hava og tar sleppa frá øllum pappír á leinum og alt tað tað ganga í strálarni men sjálvd fylgjur teit skal tað vera í tónshaví hjá mammavøtu upp í lastbili so kann tað sjó fylgjar tað vera ein fyrimunur at at fáa tað upp á ein nærmari máta men men tað vanliga fólkið føru i tek klára ikkeg fínt viðvið
at tað tað verða sjálvi út í bilin tað pjósa ikki at vera at tað pjós ikki at møta upp í bilinum
grannarviðlið tað kanst eg nevnast eina ein viðmerking av stræt byrjar bilji og stuðulsen gjørt væl takk fyri men hvat heldur einnur henrik holdum um tað sjónarmikið av framsókn sum sum kanska er nokk so týðandi at hetta er við ferðafólki altso hvussu hvussu man ikki hevur eitt stórt úrval til ferðafólk í føroyum so væntar framsóknar at ferðurvinnan kanska dettur nið fyri tíð fyri tíð at tey ikki tey fáa ikki hugt at føroyum og og uppliva føroyar uttan at tað er nokk av víni eisini ha
eg tegi ikki eitt argument sum kanska
kann haldaja eg at har við ferðafólku altso vistu mann hugsar um franskmær at koma til føroyar eg trúgvi ikki at franskmenn koma til føroyar fyri at fáa fatur í víni tí tað fór ikki gingið niður frankaríki fyri víni oso at at eg eg ótrúliga øgiliga sterkt upp á tað eg minist tað var ein fiskivinnuráðstevna einaferð og har skuldi mann selja eitt sindur sterkt tað var eit øgiligt problem av tí og eg har vóru tveira kundur sum eg kendi øgiliga væl sum eg hevði fiskað saman við og teir komu her eingin av teimum smakkaði ikki so mikið sum eitt sodavatn tað drokki ikki nakað sum elt sum ávirkaði av nøkrum slagi so at at tað koma tveir frammenn til føroyar áfria ffyri at fáa fyri at fáa nakrar spesial vín eg haldi ikki at at at okur avpihøvust at renna á leislir fyri tí teir kunna bara sita frámn
ja takk so ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða í hesum málinumvit fara so at atkvøða og er einki broytingaruppskot í so vit atkvøða soleiðis sum í málinum sum tóð var lagt framja vit eru liðug at hagva málið er fallið tað er ein akkvøða fyri trýogtjúgu ímóti eingintíblonk so hetta málið er fallið og avgreitt frá løgtinginu vit koma so til løgtingsmál nummar ella punktja tað er løgtingsmál nummar hundrað og sekstan ja orsakað tað er uppskot ið løkslagrin broytinvið løkslani um ræði á málum um álsøkjum at taka loftrúm og flogførslu undir føroyskt raðir orsakan mer ja her er okkurt her stendur okkurt skeivt á hesi pappírinum sum eg havi tað er tað men tað sum vit skulu viðgera sum er blagspæli invm hundrað og sekstan tað er uppskot til samtyktar um virkisætlan fyri skipaða endurnýtslu og ring búskap her var ein feilur í í skránni hjá mær so hvorbyr meirið tað verður kristian einn
dreasen som fær orðið fyrst ger so væltakkfyrihra formaður tað er uppskot til samtyktar um virkisætlan fyri skipaða endurnýtslu og ringbúskap g tað er bjørt samuelsen og hervur postvettervarð lagt málið fram vegna tjóðveldið og tað bleiv so beint í rættarnevndina nevndin hevur so viðgjørt málið á fundum tretivnda mars tjúgunda um sjeyogtjúguda apríl vit hava havt umboð fyri irf ferðsina ommunu kommunala orku brennistøðin arbeiðsgevarafelagið magnus rasmuse landstýrsmann í umhvørvis vinnumálum saman við umhvørvisstovuni og nevndin hevur býtt seg í ein meiriluta og í ein minniluta undir nevndarviðgerðini er komin fram at nøgdirnar av burturkasti eru øktari seinastu árini tó tykist vøksturin at vera steðgaður eitt sindur irf hevur upplýst at teir taka ímóti umleið tveyogfjøruti túsud tonsum av burturkasti um árið og nøgdingjá kommunala orkubrennistøðuni at hjalla er sløkk tjúgu túsund tonsso árliga nøgdin av burturkast er kanska umleið eini trýss túsund tons sigur vussu tað sum vit meta í ættarnevndini tað eru serliga nøgdirnar at burturkasti frá byggivinnuni sum røktar seinastu árini sambært irf kemur umleið ein triðingur av øllum burturkasti frá byggivinnuni ein triðingur kemur húsarhaldinum og umleið ein triðingur frá endurnýtsluni ein triðing ar burturkastin sum verður latin irf verður endurnýttur kommunalorkubrenni slínhevur upplýst at eisini teirra felag skipa fyri skiljing og endurnýtslu av burturkasti ein spurningur sum bæði feligini hava umhugsað er at skipa fyri móttøku av burturkasti við tí fyri eyga at endurnýta burturkast hevur serliga hugsað um burturkast frá byggivinnuni sum ofta kann endurnýtast slík skipanin hevur eisini sínar avbjóðingar tí tað hevur eisini týdning at borgarar ikki komu tætt at burturkasti tá ið burturkastu verður skipt sundur landstýrsmaðurin í umhvørvisog vinnumálinum hevur upplýst at umhvørvisvinnumállaráðið og umhvørvsstovan saman við f og k og b hava tilevna eitt uppskot til eina kunngerð um burturkast sum er heima untir umhvørvislógini uppskotið verður sent til hoyringar í næstum grundarlagið undir kunngerðini er at endurnýta endurvinna gagnnýta og annan hátt og at enda at beina burtur sambært uppskotinum skal umhvørvisstovan gera eina tíggju ára virkisætlan fyri føroyar sum skal endurskoðast hvárta fimta ár og skalhetta gerast við tøttum samstarvi við kommunurnar sum umsita øki í kunngerini verðar eisini ásetingar um virksætlan fyri skipa endurnýtslu og ringbúskap av tí at arbeiðivið ein ítøkilu uppskoti til kunngerð á hesum øki er komið sum ikki áleiðis efti okkara vegknm ikki tørvur á at samtykja heta upskotið so vit halda ikki at tað er fyri at samtykkja uppskotið og tí mæla vit løgtinginum frá at samtykkja tað sum sagt landsstýrismaðurin í umhvørismálunum arbeiðir í løtuni við einari nýggjari kunngerð og burturkast og tað vit hav fingi upplýst at tað sum liggur í tí uppskotinum ev meir ella minni tað sama sumstillararni kanska hugsa sær ummn
ingerð vit hava eisini í nevndini eina varðhugan av at tað verður gjørt nógv við at her frá kommunalum felagsskapinum bæði írf og kvb eg haldi at ein triðingur av teirra busturkasti verður endurnýttur so teir eru veldiga framarliga og leggjast í orku eftir so og tað landsins manst so so gera eina kunngerð saman við teimum so haldi eg tað er nøktandi og tí behov fyri at samtykkja umskotið takk fyri mær
so fær hervur polstóttur orðið ger sovæleg skal bera viðmerkingarnar hjá minnilutanum í rættarnevndini fram minnilutin er siristenberg ingilín didrircsen strøm og eg sjálv og vit hava hesar viðmerkingar tað er eingin ivi um at vit frameftir skulu flyta okkum frá einum linjurøttum búskapi til ein ringbúskap har vit fara frá at brúka og blaka burtur til at endurnýta og nýnýta meira til tað krevst at undirstøðukervi er til staðar tilfeingi í heiminum er minkandi vit troyta tað skjótari enn tað megnar at endurskapa seg vit skulu læra okkum at endurnýta meira og at brúka minni so at náttúrutilfeingi hevur møguleikar at endurskapa seg um náttúrukapitalurin ikki hevur møguleika at endurskapa seg so fær tað stórar avleiðingar ter eitsini o aðrar góðar grundir fyri og nógvur fyrimunir við ringbúskapi endurnýtsla tilfeingið minkar millum annað eisini um tørvin á innflutningi og er við til at gera okkum minni búskaparliga heft umframt at burðardyggari nýtslu av tilfeingi minkar munandi um sctvotlátið byggivinnan er eitt dømi um vinni har stórur tørvur er á møguleikanum at endurvinna tilfar men har karmarnir fyri hesum eru avmarkaðir undir nevndarviðgerðini er komið fram at byggifyritøkur ynskjar eina skiljuhøll hetta hevur eisini verið frammi í miðlunum seinastu tíðina í eini skiljuhøll kundi byggivinnan latið gott byggitilfar til endurnýtslu heldur enn at lata tað til burturkast tað er eisini komið fram undir hoyringunum at tað verður í tórshavnar kommunu arbeitt við einar kommunalari skiljuhøll í aprílmánað mánaði samtykti løgtingi tilráðingar frá norðurlandaráðnum fyri tvey túsund og einogtjúgu tað er løgtingsmál hundrað og trýogtjúgu tvey túsund og einogtjúgu og millum tilráðingarnar sum løgtingið samtykki varð tilráðing nummar seytjan tvey túsund ognítjan sum æt klimatmabúgvandii norden í stuttumt snýr hendan tilráðingin seg um at skipa eitt norðurlendskt undirstøðukervi fyri endurnýtsluog ringbússkapi nevndarviðgerðin í rættarnevndini hevur verið góð og hoyringspartarnir hava verið postivur um at skipa eitt undirstøðukervi fyri endurnýtsluogringbússkap í føroyum samstundis er tað eisini komið fram at vit mugu gera einfaldar skipanir og loysnir ið ikki eru ov burokratiskar hesin er minnilutin samdur við tað er eisini komið fram undir hoyringunum at irf og kommunala brennistøðin longu í dag arbeiða nógv við endurnýtslu og at teirra hugburðir í stóran mun samsvara við tað sum er endamálið í hesum uppskotinum tað hevur eisini verið uppi at venda at tað sum vit gera hvør sær er betri um vit gera tað í felag tí er tað eisini upplagt at skipa eitt betri samstarv millum landi kommunur tá tað kemur til hetta við at skipa ringbúskap tað hevur týdning at vit fáa skipað eitt undirstøðukervi fyri endurnýtsluog ringbúskapið væl at vit gera tað lætt og ómakarleyst hjá vinnuni og borgaranum at endurnýta meira ringbúskapur er ein nýggjur máti at hugsa um búskap við ringbúskapi hugsa vit meira um náttúruna um umhvørvi og veðurlagið her verður tað eitt endamál at endurvinna og at dentur verður lagdir á náttúrukapitalin heldur enn bara búskaparligan vøkstur tí er ein skipan við ringbúskapi eisini ein hugborðsbroyting fyri alt samfelagið um hvussu vit hugsa um vøkstur og tilfeingi í framtíðini við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir
eyvir málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri jtak siri stenberg fær orðið
fyri harra formaður ja eg haldi at hetta er eitt áhugavert uppskot og okur hava eisini havt sera góðar hoyringar um tað og og fingið lýst prolematikkin nokk so væl og eg haldi at øll eru komin til ta niðurstøðu at okur hava avmarkað tilfeingi avmarkað tilfeingi og muga hugsað burðardygt og flyta okum ø tann vegin í øllum tí sum okur gera tí at tann gongdin sum eg hevur verið tey seinnu árini hon kann ikki halda fram tí at tað skulu eisini koma fólk her aftaná okkum og mann hevur eisini sett tey síðstu árini at forbrúkið hevur verið ótrúliga høgt men eg haldi allíkavæl at mann nú sær eitt nýtt rák har kanska eg veitksum tay ikki bara yngri fólk men serliga yngri fólk kanska ganga á odda við at liva meira burðardygt og og hugsað meira um umhvørvið í øllum tí sum tey gera eg haldi sjálv ati ati erf altso tann skipanin ella ella kommunalu brennistøðunim er í havn altso tann skipanin sum mann fekk við kommununum at fáa skil upp á burturkastið hjá okkum allarhelst verið eitt av teimum allarsstørstu frambrotunum sum hevur verið gjørt innan fyri tey síðstu árini og mann hevur eisini flutt hugtburð frá ta at burturkast ikki bara í burturkast men eisinivi eitt tilfeingi sum kann brúkast nógv av tí kann brúkast og endurvinnast og brúkast aftur fleiri ferð og tað er væl tað sum sum er endamálið við at mann nú fer at dagføra burturkastkunngerðina soleis at mann fer at skilja enn meira rusk eitt av tí sum er komi øgiliga týðiliga fram í í hoyringunum og sum eisini hevr verið frammi alment tað er serliga tá ið tað kemur til byggitilfar alt tað bleiv faktiskt sagt tað at húsarhaldsburturkasti var faktisk ein ein rættiliga avmarkaður altso tað var ikki tann størsti eg vit ikki í gásareyðin í syndarin men tað var kanska meira at tað hevði verið øgiliga nógv byggivirksemi tey seinnu árini og at tað fór øgiliga nógv gott tilfar tilspillus sum kundi verið sett eitlannað og visti mann fekk gjørt eina læra skipan soleis at onnur kundi enela heint á dag ella keypt tað tí tað var t tilfar sum einki feilti men sum fór vekt tí mann ikki fek goymt tað tí tað var avlop so har er í hvørfall nakað sum eg haldi mann man eigur at hyggja uppá og og tað er eingin ivi um at eitt gott tilfar tað má jú ikki fara fyri einki og mann kundi saktans betalt nøkur oyrur fyri tað so haldi eg tað er eitt afturat sum fyllur nokkso nógv í gerandisdegni hjá teimum flestu sum mann gott kundi gjørt meira við bæði úti í øllum skúlum og og allastaðni á øllum stovnum og tað kundi okur øll gera nakað við tað erhet her við matoysli og tað hav verið nógv tiltøk um tað ta síðstu tíðina og og bara tankin um tað at ein triðingur av allari matvøruframleiðslu fyri skrel altso tong upp á øll tann tann altso alt hað tað kostar utt tann orka sum verður brúkt upp á at framleiða tað fer síðan at bera tað aftur í skrelliposan og brenna tað atso tað er ikki í ordan har má mann har kunna hvørfall øll gera nakað sjálvu við at at mann bæði ger minni og eisini hetta her við við vørumerking om sovorði kann mann hyggja eftir hetta her um um síðsta síðsta salgstato og og alt att har og betri árenn ella hvussu tað nú skal eita tað kannmann í hvørfall hyggja eftir eg haldi at tað tað tað kemur at myrkinum til at vera ein sonetiskur spurningur tað mann veit tað at tað eru fólk aðrastaðni í heiminum sum mangla mat samstundis sum mann fer vekk onkura aðrastaðni tó eta okkurt sum ikki ordiliga hongu saman so tað tað tað haldi eg man kundi gjørt meira við og eg haldi eisini at tað gjørdi einki um um ið samtykti rsum løgtyngi samtykti eit sovornið uppskot og vísti at mann var villig til at ganga á odda og fekk onnur til at at fylgja við tí onkur má p á einlanna máta taka ognarskap av einum sovornum máli o eg veit tað varður gjørt nógv úti í kommununum tí tær hava renevatiónina men men okur skuldu hugsa breiðari enn tað okur sklu hava og øll økir og tí helt eg hvørfall at hettað var eitt sera gott uppskot ungvursstovan arbeiðir eisini øgiliga miðvíst við hesum her við ringbúskapi ogog hevur havt fleiri verkætlanir um tað og hevur eisini gjørt ymisk ting í sambandi við pappír og annað hvussu mann kann endurnýta og og brúka minni so tað er í hvørfalli hvørfall eisini nakað sum verður gjørt men men tað er púra rætt at mann skal endurnýta og mann skal hava ringbúskap men eg haldi at okur skulu eisini arbeiða nógv meira við at fáa forbrúk generelt niður altso tað at á øllum økjum brúka minni og ikki bara hugsaða men tað ger ikk við keypa hetta her tí at tað kann brúkast umaftur ella fleiri kunna brúka tað men at hugsa generelt at hava at forbrúkið á so lágum støði sum gjørligt bæði tá tað kemur til mat og og og aðrar vørur altso at at einog hvør roynir eisini at at hugsa um tað at hava ikki keypa for nógv sum sum sum som fer út aftur í skrell g ætli ikki harvið ikki at sagt at mann leggur ábyrgdina av tann einstaka tí okurskulu eisini hava nøkur ting sum okur gera í felags
men sama mun okur eisini
nógv hvørt er takk fyri takk fyri mann snakkar á hvørjum ári um ein sovorðnan dag sum eitur avlopsið tilfeingis avlopsdagurin hjá heiminum tað er tann dagurin tá ið tað tilfeingið sum jørðin klárar at producera tá mann fer at forbíta tá mann ikki kláðar at endurvinna meira enn vit brúka í nítjan hundrað og sjeyogfýrs var tann dagurin trýogtjúgunda oktobur í tvey túsund og einogtjúgu var hann níggjuogtjúgunda juli tað er ein øgiliga stór broyting upp á forholdsvís fá ár og tað gongur bara skjótari skjótari fyri hvørt ár nú nær vit náa tey marknum tað merkir at í framtíðini vit leggja hvussu eina øgiliga stóra ábyrgd ákomandi ættarlið um at tey koma ikki at hava tað líka
gott á jørðini sum vit hava tað hvussu vit halda
ja og tað er eingin ivi um tað at tann hann nærkast nú ein av teimum altso okur eru øgiliga tætt av tí í degnum tá okur siga tá ið eitt hálvt ár er farið tá okur longu brúka alt av sum okur burdu til eitt heilt ár og tað má fáa okkum øll til at síggja at eitt landastað má okur eisini hugsa um at brúka minni og og eisini ikki bara hugsa alt hetta her at tað alltíðina skal snúgva seg um altso forbrúk og pengar men men vøkstur eru væl eisini at blíka klókari og dugnaligari til tað sum ein ger altso mann
teð ikki bara at hugsa tað sum nakað materielt sum verður brúkt gort skrell takk fyri ja so vórðu vit so var orðaskiftið enda tað er ikki fláiri sum vara við or vit fara so at atkvøða í hyvirsu málinumvit óvit ata kváa nú ger frája vit eru liðug at atkva málið er fallið til nýggju atkvøðufyri ella ímóti eingin bónk og er endaliga avgreitt frá løgtinginum vit koma so til næsta mál á skránni og tað er onnur vit hjáa laksmannm um hundrað og átjan t uppskot til samtyktir og menning av føroyskari filmsvinnu hvør byr í morðin tað er beinta løga
sum fær fyrsta orðið ger so væl ja takk armrmaður hetta er álit í løgtingsmáli nummar hundrað og átjan tað er uppskot til samtyktar um menjing ar føroyskari filmsvinnu og tað er bjørt samulsen sum vegna tjóðveldið hevur lagt málið fram sjenda mars tjúgu tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð sekstanda mars tjúgu tveyogtjúgu varð tað beint mentnarnevndini umnevndin hon hevur viðgjørt málið á fundi tjúgunda og tveyogtjúgunda apríl tjúgu tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur mentanarnevndin havt fund við filmshúsi klipfisk og landsstýrismannin í uttanríkis og mentamálum jens av rana saman við námi og undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og eg skal so lesa álitið hjá meirilutanum meirilutin djóni nolsø joensen jóhannes joensen bjarni kárason petersen og beintá løgu hevur hesar viðmerkingar føroysk filmsvinna hevur flutt seg nógv seinastu árini og fleiri størri og smærri verkætlanir eru gjørdar bæði føroyskar og útlendskar undir hoyringum kom fram at áhugin fyri føroyum sum filmsland er vaksin eftir at fleiri stórar útlendskar upptøkur eru gjørdar í føroyum ein báði er tó at til dømis afturberingin er ov lítil í mun til tað ið grannalond okkara hava og filmsfólk tí heldur fara eitt nú til íslands har treytir og umstøður fyri filmsvinnuni eru betri enn at koma til føroya føroyar eiga nógv dugnaligr filmsfólk men á sama hátt sum í aðrari vinnu so skal fígging eisini til í hesi vinnuni og umráðandi er at halda fast um tað sum longu er gjørt fyri at menna um føroyskan film o eitt nú filmsgrunnin filmshúsið og afturberingarskipanina til filmsframleiðslu í føroyum ein filmsgrunnur eigur at hava einar tíggju til tólv milliónir krónur árliga at lata filmsvinnuni og harafturat so eigur meira peningar verða settir av til afturberingarskipanina vit sóu at eitt samt løgtingsamtykti at lata sendirínu trom fýra milliónir krónur og har við vístu løgtingið so at tað er sinnað at bøta um viðurskiftini hjá filmsvinnuni og vit skulu ikki gloyma at filmsvinnan gevur eisini nógv annað burturav sær til aðrar vinnur sum matvinnu og gistingarvinnu og ferðavinnu og handverksvinnu og landbúnað og so framvegis so statt er ein íløga í filmsvinnu eisini eina íløga í eina aðra vinnu og við hesum øviðmerkingum so tekur meirilutin undir við málinu
num og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri hara formaður
jóhannesjoensen fæviðmerkin ja bara viðmerkja eitt takkfyrihara formaður bara viðmerkja eitt er tað at í hoyringunum íg nevndini kom fram at filmsgrunnurin er ein sera týðandi partur í í at menna filmssinuma og har hevðir mann hevði mann gjørt onkrar avtalur fyrr um at hækka við fimmhunrað túsund um árið sum so eru sleptar men so er mann játta aftur av og á og so játta fleiri pengar nú aftur men man kanvera bangin fyri at tað verður at tað vera eit sindur óskipað vist tað verður skorið summi í ár og so afturlagt upp á aftar árið eftir tað var ringt at skipa eina films vinnu visti mann ikki hevur veit hvat man hevur arbeiðað við so tí har verður skilagott kanska havt eina játtan kanska leypandi fleiri ár fram í tíðina soleiðisat mnn kundi ka
so tað ikki bleiv so ógvusligt men stigvíst upp á
og tí hevði hæst á tíggju tólv milliónar takk fyri ja so er tað bankað loyviggjur tá takk fyri harra formaður ja tað er púra rætt sum johannes joensen sigur at hevði játtan til filmskunnugum blivið hækkað stigvíst so ið sær satt hon koma upp á sær í tíggju tólv milliónar so hevði tað í øllum førum verið ein rættlagnist stórur bati eg veit at undanfarna samgongunum var eg ikki politikkiki tá men gjørdi eitt hvørt fyri at hækka peningin film sínum á og eg veit sjálvandi eisini at henda samgongan hevur sett eg minnist ikki tað veitir næstu røðar sikkurt betri enn eg men eini trý fýra túsund av eisini til film men taka næstu røðar inn koma inn á og sum eg havi sagt her tað var rættiliga gleðiligt at tað var eitt samt løgting sum játtaði pening til filmsverkætlan natron so eg haldi at viljið er í løgtinginum men eg kanska vóna at tað eisini bleiv víst meira í verki at tað var viljið til at stuðla
hesar hervinnur her sum kann gevast nakað av sær til aðrar vinnur
yrianesægersuvætakk fyri harra formaður eg skal lesa viðmerkinnar hjá minnilutanum upp minnilutin beini ohannesen hees agariasen og edva jacobsen hava hesar viðmerkingar filmsvinnan hevur verið í stórari menning seinastu árini og áhugin fyri føroyum sum filmfilmsland er stórur serliga aftan á leiklutin hjá kalsoynni í seinasgesbolnfilminum eisini hevur sendi rein tronvaktans filmsvinnan hevur eisini nógv av virksemi serliga inn á tænastsusvinna og tí er tað týdningarmikið at vit skapa góð korð fyri filmsvinnu og skapandi vinnugreinar annars vit hava í dag tvær stuðulsskipanir tá tað kemur film afturberingarskipanina og stuðulsjáttanin til film afturberingarskipanin hevur millum annað verið nýtt til sendrna trom tá avgjørdi samgongan at lata eina eykajáttan av fýra milliónir krónur fyri at verkætlan kundi bera til neyðugt er at vit hyggja eftir hesar játtanini eisini so vit kunnu varðveita menningina innan filmsvinna í hesi samgonguskreinini her stuðulsjáttanin til film hækka við átta hundrað túsund krónur fyri at varðveita menningina á filmsøkinum samgongan hevur ikki ætlanin um at stovna nakra nýggja skipan ella grund til filmsvinna men ætlað heldur at styrkja tær verandi skipaninir so vit eisini eru kappingarførar á hesum økinum í mun til grannalondini við hesum viðmerkingum tekur minnulutin ikki undir við málinum og mæli løgtingið frá at samtykkja uppskoti og sum tað ent so øgiliga týdningarmikið at vit styrkja tær verandi skipanirnar og millum annað á stuðulsjáttanina tað hesar áttahundrað túsund krónur sum eru komiðafturat í hesi samgonguskeiðnum og sjálvandi tað er eisini gott at mann til at ein komandi fíggjarlóg hugdi upp á um mann hevði kunnað játta enn meir á hasum økinum og so er tað jú afturberingarskipanin og sumbeint á løgu nevniga eisini var inni á so var tað so sera samt løgting samtykti at í ein eykajáttan meinig í dag var atjátta senderin trom fýrana milliónir og tað var landsstýrismaðurin helgi abrabssen í i arbeiddi hart fyri tí og og so er spurningurin akkurát við afturberanga skipan hum er tvey hundrað túsund sum er er tað nakað mann burdi gjørt nakað við tað haldi eg sjálvur so er spurningurn hvussu høgt skal hann seta loftið á tí altso og skaldað vera nakað loft til dømis tá ið mann komi í ein eykajáttan tel tron uppá fýra milliónir tað merkti so at tar vóru ikki aðrar finst verkætlanir sum kundu verða brúktar tí at nfør stjáttanini til tað so attað er absolutt nakað mann burdi tikið upp um hon skuldi verað hægri ella um yvirhøvur skal vera nakað loft so at men fyri at taka sæm um sohava vit
ymisin gongd og vit hyggja eftir at styrkja verandi skipanir
takk fyri harra formaðurbjarni hammer fær eina viðmerking tá tú hevur formaður eg haldi einki neyðug við um tað at um mann hevur loft ella ikki tað má vera ein ávís upphædd sett av á fíggjarlógini sum eitlanastað eigur at vera rímiliga høg tí at løgtingið kann ikki tíð og ótíð koma at viðgera ein støk filmsverkaætlanir og so síðani frá máli til máli sita í løgtinginum og viðgera eini komandi film sum kanska verður gjørdur í føroyum ella ikki so tað er einki niðri við um mann má fáa eina upphøvd sum er rímiliga høg sum er stendurhøst og so og kann mann heldur snakka um hon skal økjast ella ikki tí at eg veit ikki hvat at spyrja beinini hann so hann heldur um nú at filmsvinnan eitlanasta hevur hevur biðið kansð kanska sína fastarnar í føroyum og millum annað løgmaðurin løgmaður hjá okkum hann stóð í sjónvarpinum uppi á kallinum og saman við einum gravstaðni í james bond so tað er tað er tær hestu hestu embælsfólkini í føroyum sum fær klættrandi upp í fjøllini fyri at
fyri at at vísa at filmssyns
føroyum hon er kanskajú tað er stórta sosialið í filmfroyintini tað er heilt sikkurt og tá tað kenurti stuðulsjáttanina so sjálvandi tað er nakað sum mann hevur sum nevnt hækkar við átta hunrð túsundu krónunum í hesi samgongusskeiðnum og men tá tað kemur til afturbjergingarskipa so er tað kkurát t har at hon er nokk so avmarkan sum hon er nú týskiler spurningurin eg haldi sjálvur hon eigur at hækka men so er tað spurningurinhvussu nógv
ella um tað yvirhøvur skava vit ofta haldi eisini eru vert at viðgera í hasum førinum takk fyriharra formaður ja so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endaðfara so at atkvøða í hesum málinum her er einki broytingaruppskot vit atkvøða núger so vælja onkur eftir atkvøðaja so haldi eg at vit eru liðug at atkvøða málið er falli tað er níggju athvøður fyri tólv ímóti eingin er bonkt hetta málið er sostatt falli og avgreitt frá løgtinginum og vit koma so til næsta mál og sum er onnur viðgerð av løgtsmál nummar hundrað og nítjan tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um barsilsskipan barislógin fleksfarloyvi yvir tvey ár rætt í samband við prematur ella deyðført bøtnrætt undir arbeiðs ella lestrørindin við meira hvør biður um orði tað er bjarni hammer

takk fyri harra formaður sum sagt so er tað eitt uppskot um

reytt ræytt í sambandi við primatur ella deyðfødd børn rætt undir arbeiðs og arbeiðsvið meira faktiskt er hetta her ein eini ein broyting í verandibarsilslóg sum skal gera hana meira meira fleksibla og tað er bjørt samuelsen sum hevur lagt hetta her málið fram vegna tjóðveldi tann sjeynda mars í tvey túsund og tveyogtjúgu og aftaná fyrstu viðgerðina sum var tann sekstanda mars í tvey túsund og tveyogtjúgu so er tað beint í vinnunevndina vinnunevndin viðgjørdi málið á fundi tann fimta apríl tvey túsund og tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við føroya arbeiðrafelag samtak barsilsskipanina og landsstýrismanninin í umhvørvisvinnumálum magnus rasmussen og viðgerðin hevur undir viðgerðini hevur nevndum bukki í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin sum eri eg sjálvur bjørt samuelsen bjarni kárasom petersen og henrikaald okur hava hesar her viðmerkingarnar barsilsskipanim tað er ein góð og týdningarmikil skipan fyri tað føroyska samfelagið sum ger tað fíggjarliga møguligt at farða av arbeiðsmarknaðinum fyri at verða saman við nýfødda barninum skipanin hevur tó brúk fyri at blíva dagførd samfelagið hevur flutt seg síðani skipanina á fyrsta sinnisa dagsins ljós arbeiðsmarknaðurin og familjumynstri eru øðrvísi samansett og eigur tí at verða gjørd ein heildarmeting av skipanini tey sum vara av barsiskipanini hava í áravís tosað um at eftirmeta skipanina men av ókendum orsøkum eru veruligur fjøtul ongantíð settur á arbeiðið í hesum lógaruppskotinum verður skotin upp at gera nakrar broytingar í barsilsskipanini fer at gera hana smidligari su foreldur í størri mun sjálvi kunnu gera av hvussu tey brúka løntu barsilstíðina eitt slag av klippikorti har tað til dømis skal bera til at varðveita tilknýti til arbeiðsmarknaðin í barsilstíðini og samstundis stríggja sær nakað av barsilstíðini at brúka eftir tørvi hetta uppskotið tekur upp fleiri av tættunum og ynskjunum sum føroyingar sakna pápar og mammur eiga at kunna vera í farloyvi samstundis ynskja tey tað familjur eru ymiskar og tí eiga eisini at vera betri møguleikar fyri at skipa farlovið soleiðis at tað best hóskar til tørvin hjá teimum einstøku familjuni mammur og pápar fáa eisini betri møguleikar í samstarvi við arbeiðsgevara at leggja barselstíðina til rættis sum teirra tørvur er fyri at fáa familjulív og arbeiðslív til at ganga upp í ein hægriheind tað skal eisini verða loyvt at taka farloyvi frá skipanini fer ein uttanlands í avmarka tíðarskeið í arbeiðs ella lestrarørindur meirilutin heldur at vit í føroyum eiga eina góða barsiskipan sum stivist er blivin longd til nú at vera eitt heilt ár tað er leingi at vera burtur frá arbeiðsmarknaðinum og vísa kanningar at kvinnur verða eftirbátar í mun til bæði løn og eftirløn tí tær tí kvinnurnir taka nókv tann størsta partin av barsilsloyvinum tað er ikki hugsan um at leingja samlaða farloyvistíðarskeiði men at effektivisera men at effektivisera verandi skipan soleiðis at einstaka familjan kann leggja barsilstíðina til rættis so tað passar best fyri einstøku familjuna landsstýrismaðurin hevur í verandi lóg heimild at hækka útgjaldið í skipanini tað má ikki gerast fyrr enn fíggjarliga haldføri í barsisskipanini verður tryggjað

undir viðgerðini komu fram at ktskipanir sum verða brúktar at umsita barsiskipaninra hava tørv á dagføring meirilutin heitir í landsstýrismanninum um at fáa tað gjørt so skipanin verður klár at umsita eina enn meir smidligari skipan barsilsskipan enn okur hava í dag meirilutin heitir á landsstýrismanninum nú fæið er væl minni enn áður gjørdar framrokningar vístu um loypandi at fáa dagførdar dagførd hagtøl um barsils útgjøld og fíggjarliga haldføri í barsilsgrunninum meirilutin tekur undir við málinum og melur løgtinginum til at samtykkja uppskotið hetta her uppskotið er hetta her er uppskotið hevur nakað av tí sum man hevu snakkað um í langa tíð millum annað tá ið mann fer í barsul o er burtur frá arbeiðsmarknaðinumí hesum førinum kanska eft heilt ár so kann tað í ávísum førum verða eitt sindur trupult at koma inn aftur við at gera tað her tað virkar kanska eitt sindurtað øllum førum virkar eitt sindur øðrvísi tí tað er øðrvísi at tú kansn at tú kansn hava tilknýt til arbeiðsmarknaðin tú kanst koma inn gjár eina avtalu við at arbeiði kanska minni í niðursetta tíð ella tú kemur inn og fer tað vil so siga at tað so einaferð veruliga fer úr barsisskipanini so verður tú so verður túert tú fullkomiliga dagførdur í tí arbeiðinum sum tú einaferð fór frá og tað kanska ikki er trupult at koma í ta rytmuna aftur sum tú hevði áðrenn tú fór av arbeiðsmarknaðinum hetta her uppskotið her tað hevur tað hevur við sær at tað hevur ikki eina hekkan av útgjøldini tí her vil ikki kosta skipanini meira og tað er ein grundin til í hesum førnum at at meirilutin tekur undir við tí tí at okur meta ikki at tað her verður dýrari fyri skipanina hvussu tað verður samansett tað man sjovandi landsstýrismannin taka sær av visti tað skuldi tað er eitt kanska sum eg ikki nevndi tað er millum annað tað sum eitur primaturfødd børn tá d altso børn sum verða fødd væl áðrenn tíð har gjørdi eg haldi tað var í undanfarnu samgongu ella tað tíðliga hesari helta bleiv tey gjørt soleiðis at tú kundi fáa barsul átta vikur áðrenn tú varð settur til at eiga vist tað varvistu tað var neyðugt og grundin til at teg við í hesari í hesum lógaruppskotunum eisini tað er at tað eru nøkur heilt fá fólk í føroyum ella kvinnur í føroyum sum sum enda á sjúkruhúsið og eiga áðrenn átta vikur eg haldi tað vorðin tvey í í ár ella fjøra sum tað var so tað vil vera mann kann siga tað vil ikki hava tann stóra týdningin upp á fai eta upp á útgjaldið og skipanini sum fór at ávirka pp á nakran máta men sammanum tiki so vilja tær gerana smidligari og tað er viktigt tá tíðin áv jarðarløgtingini má snakka um at gera eisini eina meira fleksibla bagniskipan og tað sigur eisini bartstýrið fyri barslin men men men nakkað sum ikki koma í ordiligat frá tí men tá tað so sagt so munu okur ikki gloyma at e nan fyrð nøkur fá ár havi okur longt skipanina við hvat hegu lontuna við fjúrtan vikum umframt at okur hava og at ti sama so hevr mann kostraðan fyri stuttum at hækkað inngjaldið og eg haldi ikki at tað í tíðin er er búgvin longu til at fara hækkað inngjaldið aftur enn
lat okkum fáa tað virka er tað heila árið sum okur náa fungið í í markaskipan takk fyri harra forman
ja so er tað beinir johannesen sum fær orðið gersu væl takk fyri harra formaður eg skal lata lesa álitið hjá minnilutanum upp minnilutin jóhan dal beini johannesen jakun mikkessen hevur hesar viðmerkingar undir hesi samgonguni er barðisfarloyvið longt til tveyoghálvtrýss vikur samstundis sum tað bleiv gjørt so hækkaði meinn inngjald við null komma fimtan prosent fyri at fíggjadag umframt at fíggja broytingar í undanfarna samgongu frmdí at koma til tveyoghálvtrýs vikur hevur verið eitt mál í langa tíð og tað hevur verið fremsta mál hjá hesi samgonguni hvat barsisløgini viðvíkur nú hetta málið e rokki so eru tíðir at koma at seta nýggj mál her eru fleiri ting og eg eiga at umrøðast eitt er útgjaldið men eisini hvussu skipanin kann gerast meir smidlig tað eigur at verað gjørd ein heildarmeting av hvussu verandi skipan riggar síðan legur kom í gildi er tað nær um bert tíðarskeiðið ið hevur verður broytt tískil áttu pørtarnir av arbeiðsmarknaðinum saman við politisku skipanin at setta seg saman og hugdu at allari skipanir fyri at fáa greiða fyri at fáa eina greiða meting av hvat tørvur er á at broyta
við hesum viðmerkingum tekur minnulutin ikki undirvið málinum og mælir løgtinginum frá at samtykja hasa takk fyri harra formaður jatakk siri stenberg fær orðið
takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er eitt fínt uppskot sum okur hava arbeitt við onkuntíði fyrr og endamálið er at gera barsulstíðina meira fleksibla og geva foreldrunum møguleika til í nógv størri mun enn í dag at leggja barsulstíðina til rættis og tað eru hendar stórar broytingar innan fyri barsilsskipanina tey seinnu árini eg haldi tað bleiv longt tvær ellag tríggjar ferðir í okra tíð og tað e barsilsfarloyvir er aftur longt nú eg haldi út til hava havt sum eitt felags mál at royna at koma upp á eitt ár so tað hevur gingið e gott við tí tíbetur eydnaðist okum eisini at fáa eftirløn lagta omaná og tað hevur so sjálvandi týdning eisini upp á sigt og pápar hava so í løtuni fingið fýra vikur tað sum okur skjóta upp tað er tað at foreldrini hava akkurát sum eitt sovorðið mann kann siga klippukortssystem har tey eiga tær vikurnar sum sum øll fáa í barslinum men tað verður nógv meira fleksibult til familjuna í samráð við arbeiðsgevaran at leggja til rættis ner mann feær í farloyvi og tað skal so vera innan fyri tey fyrstu tvey árini tað kundi gott verið at onkur hevði hug at fara til arbeiðis aftur tíðliga í einum farloyvi men kanska arbeiða fýra fimm tímar um dagin staðin fyria arbeiða fullan dag tað er eisini sovnur møguleikar sum tað verður lagt upp til í sner tað er eisini lagt upp til at foreldrini kunna hava at tey kunna brúka yaltso í í senn at tey kunna verða heima á bæði meðan farloyvi er tí tey kunna deila so tað er tað haldi eisini er er ein nokk so góður fyrimunur og so kann mann eisini hava farloyvi frá skipanini tað kann vera okkurt serligt sum ger at mann noyðist burtur í eina tíð egveitikum tað kann verða sjúka sjúkraørundaørla tað kann vera útbúgving ella arbeiði la tað kan vera okkurt sum ger at mann ikki er er tøkur kann mann siga í eina tíð og heldur enn at mann skal missa burturav sínum farloyvi so skal man kunna taka nei sín síni barsli so skal mann kunna taka farloyvi og koma inn aftur í barsilsskipanina so tað haldi eg eisini er ein ein góð loysn nakar av tí besta í hesum her sum sum gott nokk er eisini bara kemur at galda fyrinøkur fá tað eru fyri tey sum eru føll for tíðliga í dag er tað soleiðis ati tá ið tann dagin tú verður útskrivaður nei tá tá ið tú er tá ið tú er føddur so beginnur barsilsfarloyvi at telja so telja dagarnar frá tí degi og visti tú er føddur for tíðliga so ligtú kanska inni á sjúkunum í tað kann vera báðir fýra seks og átta tíggju tólv vikur og tað er øgiliga skjótt at tann tíðin rennur og tey børnini eru sera viðbrekin og tað e vera ein heilt stóri fyrimunur fyri tey at mann hevði eina skipan sum segði tað at farloyvi beginnur ikki fyrrenn í tí løtu at tú verður útskrivaður so er mann pp á einlanna máta javnsettur við øll onnur børn tí tað er ikki fyrr enn tú er útskrivaður at tú er blívu so miki stórur og mentur sum sum nýfrøoingur at at tú er á tí støði sum øll onnur eru gu tá ið tað eru full til tíðina so tað evð hvørfall veri ein øgiliga stórur fyrimunur fyri tey børnini tað er eisini eisini hett her við at kunna til rættleggja sjálvur og kanska hava eitt styttri arbeiðsdag hevði eisini veri ein øgiliga stórur fyrimunur fyri serliga tey smestu børnini sum ikki høvdu pjiús havt ein so eliga langan dag í víggustovu at forstilla sær tað at at mann noyddur at fara í fulltíðar arbeiði beint aftan á eitt farloyvi og og barnið kanska ska fara átta níggju tímar út á stovn visti man hevði møguleika at leggja hata til rættin soleiðis at tað bleiv fimm seks tímar tað hevi verið ein vesindligur munur fyri bæði barn og familju og tað hevði heilt sikkurt gjørt at trivnaðurin í familjuni og ikki minst sjúkradagarnar høvdu blívið nógv nógv minni so at eg haldi atað er nokk so spell at mann ikki kann samtykkja hett her uppskotið og leggja nógv meira rættindi kannmann siga til familjuna
aat avgera eitt sindur meira hvussu tey brúka hesa tíðina sum tey nú fáa í barsisskipanini so tí hav okur lagt tað fram takk fyrija takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er endað vit atkvøða nú í hesum málinumja vit atkvuða ger so vælja so eru vit liðug at atkvøða vit eru liðug at atkvøða málið er falli tíggju atkvøður fyri tólv ímóti eingin er blonk so er hetta málið eisini avgreitt frá løgtinginum síðani at koma vt til aðru viðgerð av løgsmál num hundrað og tveyogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um miðvísar íløgur og átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgundu øld hvør biður um orðið tað verður beint a løga
fær orðið fyrst ger so væl
takk fyri harra formaður hetta er álit í løgtingsmál numar hundrað og tveyogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um miðvísar íløgur og átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgundu øld tað e høgni hoydal tingmaður sum vegna tjóðveldið heur lagt málið fram sjenda mars tjúgutjúgu tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tveyogtjúgunda mars tjúgu tveyogtjúgu er tað beint mentanarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið át fund í tveyogtjúgunda apríl tjúgu tveyogtjúgu og undir nevndini so hevur nevndin ela undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við føroyamálsdeildina á fróskaparsetrinum felagið føroyamál og landsstýrismannin í uttanríkismentamálum jensarana saman við námi og undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin djóni nolso joensen jóhannes joensen bjarni kárasom petersen og beinta løvu hevur hesar viðmerkingar undir hoyringum eru komið fram at nógv verður gjørt á ymsum pallum bæði innan skúlaog mentanarstovnar kringvarpið nám skúlaverki setrið og málræðið saman við áhugafeløgunum innan mál og mentan eru týðandi viðleikarar í at menna føroyska málið samstundis varð eisini víst á at føroyskt er eitt lítið mál ið verður nógv ávirkað av til dømis enskum vanliga verður tað sagt at tað skuldu bara trý ættarlið til fyri at eitt mál doyr út og ja eg blei eitt sindur kløkk tá eg hoyrdi tað at tað skuldu faktiskt bara trý ættarlið til áðrenn ett mál deir út sostatt er av stórum týdningi at verja og tjúkkla um føroyska málið so eisini komandi ættarlið hava eitt føroyskt móðurmál og sambært hoyringarpartunum so mugu pengar setast av millum annað til dagføring av orðabókum talgilding av tilfari skúlabókagerð og so framvegis eisini er týdningarmikið at undirvísingartilfarið í skúlum bæði í fólkaskúlanum og á miðnámi sum víst gjørligt er á føroyskum eisini skal frálærutilfar til dømis í enskum verða enskum og føroyskum og ikki sum tað ofta er á f enskum og so donskum og so aftur til føroyskt sum næmingarnir sjálvir skulu umseta tá børn og ung læra fremmandamál eigur tað ikki at verða nøkur umseting men tað skal verða umsett beinleiðis ímillum fremmandamáli og tað føroyska til dømis millum enskt og føroyskt tað hevur eisini verið nevnt undir nevndarviðgerðini at barnatilfar bæði í bókaformi og tallgilt eigur at verða tøkt av føroyskum og har skulu vit vísa á at barnabókaklubbin ger eitt stórt arbeiði víst hevur eisini verið á at í sang og kvaðaskatturin eigur at takast meira fram í barnagørðum og skúlum fyri at varðveita máliskør um málføri og fyri at vísa á grundstøði undir skriftmálunum tí mugu lærarar námsfrøðingar miðnámsskúlalærarar og onnur skúlast og tilfar til skipast til undirvísing tað eru annars nógvir átøk í dag sum hava týdning fyri at menna føroyska málið og tað er tí avgerandi at vit áhaldandi stuðlaarbeiðinum ati málunum at frama eisini má løgtingið vísa hetta í verki við at játta tann pening ið skal til fyri at menna føroyska málið tað kann gerast ið millum annað størri játtan til málráðið málstovuna og so framvegis og við hesum viðmerkingum so tekur meirulutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið so kann eg líka leggja afturat atsíðani hetta málið bleiv lagt fram so er nógv hent við málunum altso til føroyska tí herfyrri kom fram ati at gransking vísti at tað vórðu eisini føroysk børn sum vóru farin at tosa enskt sínámillum ella brúka ensk orð tá ið tey samskiftiog tá ið tey spældu og tað er sjálvandi ein øgiligani stór avbjóðing fyri tað føroyska málið um børn nú byrjað at fara at samskifta á so um føroysk børn við føroyskum foreldrum fara at samskifta á útlendskum máli og fyri at taka afturí aftur tað tekur jú bara trý ár til eitt mál er útsett og eitt annað sum vit eisini mugu gera tað er at føroyskt sum annað mál har tað mugu vit styrkja eg veit at tað er nakað av undirvísing at tilflytarar fáa undirvísing í føroyskum men tað er øgiliga umráðandi at styrkja føroyskt sum annað mál hjá til dømis tilflytarum og ikki minst at styrkja tað hjá børnum har kanska annað ella bæði foreldrini og útslendingar soleiðis at tey eisini væl og virðligani læra føroyskt bæði soleiðis at tey eisiniknu gerast partur av samfelagnum og fáa tað í ta vitan og tað kunning og og fáa kunning um rættindur og krøv og annað sum mann hevur ein dm
skum samfelagi so hetta her hevur
takk fyri tær takk fyri teg so tað var jóhannes jóansens sum hevur eina viðmerking bara viðmerkja líka at fyri beint til løg at tað er eisini nakað við við okkum rættstavaran sum mann brúkar á teldum á summum sumum teldum veit eg til skúlabøkubrúk har er tað soleiðis mann ikki fær brúkt á føroyskum málum mann brúkar enskt danskt og onurmál rættstavaran er ikki á føroyskum til dømis til tær teldurnar sum mann kalla fyri kronteldur
sum verða brúktir á flestu skúlum í dag
tað eigur mann hvussur at fáa upp á pláss æelev jacobsen fyri ar eri g púra samd jhanes joensen ja tað eiga vit at fáa upp á pláss tí tað sjálvandi er yvirhøvur ikki í lagi tí eitt er at máli fer men um so eru vit so framvegis varðveita málið so fáa vit kanska eitt mál har ið orðasetningarog bending fer av lagi so tað haldi eg yvirhøvur ikki er í lagi men sjálvandi so til dømis so kann eg fegnast um eitt sovor átak sum sprotin tí eg trúgvi at tey hava gjørthava havt eina øgiliga stóra positiva ávirkan á ungdómi tí eg veit at teð eru tey ungu í dag tey brúka øgiliga natúrligt tað at at faraá
at sprota eitt orð so tað haldi eg er eitt fantastisk fantastiskt átak takk fyri ja takk og so verður tað
beinir johannesens fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður eg skal lesa álitið hja minnilutanum upp minnilutin beini johannesen heðinsacar reassen og edvar jacobsen hevur hesar viðmerkingar undir viðgerðini er komin fram at tað alla tíðina er tørvur á økinum serliga tí tøgnnøvn er so nógv ment og eisini at ta ensku eg livu domunerandi u á nógvum økjum á fíggjarlógini er játtanin til málráðið hækkað við stíðuliga fim hunrað túsund krónum í hesum valskeiðnum á fíggjarlógini fyri tvey túsun og einogtjúgu vórðu seks hundrað túsund krónur játtaða fyri at fáa tað føroyska málið við í gullokjensleyðin og væntast tað arbeiði at verða liðugt skjótt í tvey túsn ogtveyogtjúgu er játtan til orðabókagerð raðfest við fim hundrað túsund krónum eisini verðu alla tíð stórrur dentur lagdur á at tað framhaldani verður framleigt tilfar til undirvísingartilfar landstýrismaðurin greiddi nevndini frá at tað er nógv arbeiði í gongd á fleiri mótum eitt nú viðvíkjandi at framleiða undirvísingartilfar á føroyskum í dag er tað komið rættiliga væl undir land í fólkaskúlanum meðan tað haltar á miðnámi og innan víðari lisna skal meira ferð setast á arbeiðið krevst hægri játtan til endamál arbeitt verður fyri at fáa hægri játtan tal øki á einum komandi fíggjarlóg
hesun viðmerkingun tekur minnulutin ikki undir við málinum og mælir løgtingið frá at samtykkja uppskot takk fyri harra formaður ja takk næsti røðari verður so høgni
harra formaður síðani hetta málið var lagt fram so eg eri tíbetur komið eitt ávíst orðaskifti í almannarúmi um um føroyska málið og eg var sjálvur á ta á tí frálíka tiltakinum sum varð skipað inni í írunavík skulan við løkin sum at vit eru málið og tað var har at attann dugna lærin pálin vísti á at tað eisini er móði alt verða vanligt at serliga tey yngstu børnini tosa enskt síðnámillum í skúlanum og tað eru børn sum ikki sum sum allan tí t hava havt ella skuldi havt føroyskt sum sítt fyrsta mál

og vit kunnu raksa eina ørgryni av átøkum upp eisini gleðas um tað sum verður gjørt eg skal bara nevna her ati at a frálíka tiltakini inni ír runavík samband mentanardagarnar hjá runaðar kommununi so fekk eg eisini at vitað nakað sum eg ikki visti tí eg havi leitað á leingi eftirr eftir barnatilfarið á netinum til til míni abbabørn og har er nógv øgiliga gott tilfar inni hjá kvf tað kundi skjótt verið økt bara við øktarijáttan fyri bøkur sum vit brúka nógv har eri jú eitt eina standatilfar bókadeildi la barnabókadeild fórá at lærufelags men so fekk at vita at at far mann inn á heimasíðan hjá bókasavnið við løkin so liggur faktist ein ørgrynna av tilfari har sum er gjørt av hesnum eintingum av fólki sum hava gjørt tað bara og tað eru tað eru bøkur sum eru listnar inn og so eru so so eru myndirnar við í teimum barnabókunum og hetta e til tey yngstu og tey og tey sum er eitt sindur eldri og eg veit at nógtv vit ikki av tí so tað er hneikt tilfar sum er har men av teimum átøkum sum her eru nevnd ta vit royndu at seta eitt árstalu á at innan eitt ávíst árstal eiga vit at kunna náa tey tey málini so evi eg ynskt kanska at at minnilutin var han ikki samdur kanska hvð ettbroytingaruppskot um mann kanska ikki helt tey árstølini vórðu te røttu men greitt ert túð hvussu so er at skuldu vit taka tað næsta stóra takið í teirri føroysku málmenningini og eg haldi t tað var á nógvan hátt kann ikki samanberast beinleiðis men í vavi so líkista uppgávan vit hava fyri okkum nú hon líkist teiri uppgávur sum tjóðskaparáin settu settu sær fyri at fáa føroyskt inn í skúlan málið fáa føroyskar bókmentir fáa føroyskt bløð og tað var seinni fingu í føroyskt útvarp og sjónvarp tí at vit hava ikki føroyskt sum sum sum eitt nóg dygt samskiftisamboð og og menningaramboð úti á teimum talgildu miðlunum

øeftan usrskanningina av tilfari kann gerast ógluliga lætt ella ikki lætt men tað kann gerast so har kann eisini setast inn so so eg hevði ynskt bara løgtingið varð man ikki samt í sjálvum upprunauppskotunum so samdust sum eitt annað uppskot til at fáa gongd á hettaher tí at eg haldi ikki tað er nakað at bíða við øh tí at samstundis sum vit gleðast um tey stóru frambrot sum eru hend og sprotið varð nevndur her í áðni al tú beintan nevndist brotað bentan beint á løgu stendist brotan øhso er tað eina einastandandi prógv um hvat ið kann gerast altso at vit innan fyri lutfalsliga so stutta tíð við so nógvum eldsálum og soanvið serligan við jornna mikkelsen og hansara fólki fingu gjørt orðabøkur í og úr føroyskum máli til heimsmálini

ans alttað tilfar sum annars er tær útgávunar sum eru har altso tað eg haldi eg haldi ikki vit geva tay nóg stóran ans hvussu eina standandi arbeiði verður gjørt har og og eisini á námi og og hjá og hjá føroya lærarafelag á á bókadeildini har tey fólkini iki bial klár tey krevja ikki tey krevja ikki skulu siga ovurstórar upphæddir tey krevja bara eina játtan til at gera eitt arbeiði sum tey longu hava førleikanum til at gera so tað har skalstað tast inn og at námi siga tað jú ati skuldu vit fingið skuluv kalla tað dagført føroyskt tilfar føroyskt undirvísingartilfar í øllum miðnámsskúla og og og eisini fólkaskúlanum títað krevur eisini dagføringar nóglum tilfari so hevði tað kostað trýss milliónir og tað er altso ikki nógvir pengar um vit hugsa bara yvir sjey ár ha so eru tað ikki nógvir pengar at fáa sett t av og við hesum uppskotum hvar sum mett at fyri hini átøkini nevniliga at fáa tekstara allar føroyskar sendingar at fáa vusrskanningar og hvat vit nú kunnu vísa á tí at tað er ommukjinav fólki sum veit hvat gerast skal so havi eg mett her altso eg legði tí legði tú so fjøruti mligóni avtrað tað ið siga tat við siga vit brúka hundrað milliónir tilsamans til at menna tað føroyska málið í tí við serligum atlit til tað nýggja talvgilda heimin og til tað samskifti sum fer fram og tað og tað tann heim sum børnini liva í í dag sum øga har ligstór partur av royndunum koma í beinanis samskifti við við skýggjar og og og talgilt tilfar so hevði tað hvussu her verið eitt øgiliga stórt stórt og gott tak og eg haldi ikki tað eru nakvar pengar í mun til hvat vit anars brúka pengar uppá og hvat vit annars hava játtað bara hesar fáu vikurnar sum tingið verður samanher nú móti endanum av tingsetuni so eg vóni at vit kunnu fáa at vit kunnu fáa um hetta upskotið verið felt at at vit skulu taka táttina upp og fáa ser gongdi tað íð onkrum øðrum formi og at tey sum ikki eru samd í hesum uppskotinum hvussu er hava alternativa uppskot til hvat síðani skal gerast tí at eg kann ikki ímynda mær at løgtingið er ósamt um hvør tørvurin er serliga við teimum við tí kjaki vit hava fingið at vita nú aftaná l máltiltakið ella álráðstevnurnar hvat vitskulu rópa tað inni í inni í runavík ví skúlanu við løkin har tað koma ótrúliga nógv gott fram frá teimum fólkunum og s við serligum denti á á málsliga á málsligu
ynskini og og og møguleikarnir millum millum børn og ung
takk fyri hara formaður jatakk sor a viðmerkingar siri stenberg tað fyrsta ger so væl takk fyri hara formaður ja eg haldi heta er eini neyðug íløga og tað er nókv øgiliga nógv mann kann gera eitt sum mann hoyrir ofta tað er tey sum fara á miðnám at har er serliga trupult við at við manglum upp á undirvísingartilfar og visti mann eisini ger sær størri ómak við at fáa tilfar skannað inn til tey sum eru lesiveik orðblind við við nýggju metotinum við við oserskanningum so kann tað hjálpa einum øgiliga stórum bólki av fólki sum hevur øiliga trupult við at fáa eina útbúgving í dag men eri væl begávaði men hava bara trupult við at lesa og tí er tað neyðugt at gera íløgur í tað tí tað kemur ikki av sær sjálvum tað verður gjørt nógv við at at seta eyka tímar og annað inn í skúlanum men tað hjálpir ikki vist tú ikki hevur and

kornajatakk ger su væl linnihodal ja tað er eitt sum sum sum sum ómetala týdningarmikið og sum fleiri hava nevnt her g hugsa eisini at at meirilutin og beinta beintaløvu jakobsen nevndi tað aaltso bæði bæði fólk sum eru í lesiveik hava orðblinni og faktisk sum hava føroyskt sum annað mál har skal sjálvandi setast setast eyka inn altso har har er ein serlig avbjóðing umframtumframt alt hitt sum sum sum sum gerast skal og eg kann bara skroivta upp í her ati at eg haldi vt skulu hugsa stórt altso onkur heldur kanska tað erat tað tað tykist løgið at tosa um at eisini at kunna at fáa nøkur telduspøl á føroyskum har tog kanvelja føroyska talu nú veit eg væl at at nakað mest mest best væl um tók telduspølini sum sum sum tey ungu eru á í dag eru jú ovurstóra fyritøkur sum gera tær men men men eg haliog kukuseta ok tað málið at vit áttu at kuna at fingið teldu
spæla føroyskum sum eisini menna eitt mál innan fyri tað økið sum er eitt heilt nýtt øki ið verður
verleikan hvussu eru íð mínum heimi jatakk jóanes joensen ger suvæl ja takk fyrihara formaður ja únú nevni høgni hoydal sjálvur hetta her við við talgildum tilfari og tað er serliga het her sum barnafamiljur saknast eftir tað er at fáa eitt alternativt til júthúp og annað trupulleikin er tann at børnini eru øliga nógv inni á hesum pallinum og alt málið sum er har er á enskum ella donskum allarhelst ta enskum tað mesta og tað ger tað at ávirkanin er sera sera stór á heilt smábørn og allarh uppeftir og tí má mann fara inn og finna og royna at skapa alternativur til hesar pallarnar ella hvussu ser soleiðis at mann kann hvussu
lýsa børnum aðrar pallar enn enn til dømis youtube
tað er sera jtagersvælja hatta halda eg r eit tað týdningarmesta altso umframt undrsøkar tilfari tað sum skúlarnir gera og og og sum so nógv ó fólk skuluhan royna at gera øheg royndi at gera g teg havi gjørt nókkar roynd tí at egeri so hepn av tínum abbi altso hvat ið nabbadættur sum eru akkrát bivim tvey ár hvat ð hon velur og hon velur tað føroyska tað sum er men men úrvalið er eru meg nógv meira avmarkað sjálvsagt men tað føroyska sum er hevur hevur sera góða dygd og at hon velur tað framum um tað er har ha tá tá børnini so blíva ervra eldri og fara at spæla á sjálv øll hesi her tað tað ófatiliga úrvalið av teldur spølum so so hugsi eg bara fyri ær til dømis at at spæla spæla sum mainecraft at tá tá spæla børnini tað saman ella einsamøll og ella móti hvørjum øðrum áv netinum og tá er tað ølia ringt at finna hugtøkini og at lýsa tann heimin tá y t uppliva har á føroyskum so so tí hevur tað alstóðan týdning eg haldi viskuldu hugsa stórt at fáa at fáa gjørt alternativ á føroy
skum til alt tað ótrúliga samskjútt sum børnini hava á teimum pallum
ja takk so er tað bjørt samalsen ger so væl takk fyri eg haldi hetta er eittvirkuliga gott uppskot sum høgni hoydal hevur tikið stig til og eg havi bara hug í hesum sambandinum at nevna at nú hava vit havt gjøgnum árenni fleiri uppskot um film at uppraðfesta føroyskan film bæði føroyska filmsvinnu føroyskan filmsútflutning men ikki minst at menna føroyskan film í føroyum og hetta við børn og ung i ætlai a bara at biðja høgna hoydal hugleigðið eitt sindur um tað hvussu stórur partur av teirra samskifti og tað tey fáa inn í veruleikanum kemur ígjøgnum okkurt slag av filmi ella okkurt slag av ja kann mann siga filmsframleiðslu bæði sjálvandi klasskar filmar men alt alt hitt sum eisini eru sum verður sæð í dag sum er visuelt heldur enn enn at lesa av og hvussu stóran týdning
hevur hatta føroyska málið
føroyskt filmsmál eisini verður ment jatakk ger su vælgerta øgiliga gott at bjard samolsen nevndi akkurát hatta við føroyskum filmi tað hangur óloysiliga saman tí at uttan at eg havi tey havi tey neyvu tølini fyri tí so er tað eingin sum helst ivi um at meginpartin av okkara skuluvit kalla tað møtið møtið ella møtið við heimin tá vit verða fødd í dagha ella tá ið børn verða fødd í dag tað kemur jú binaniis longu frá longu áðrenn børnini eru eru eru mánaðar gomul hava tey sæð sum fyrsta skerm og tað tilfarð er myndtilfar ella framleitt tilfar við myndum og ljóði og ofta við við við teksti om málið eisini so so tað at stuðla føroyskari filmsvinnu og tey átøki sim eru har tað hevur tað hanga óloysiliga saman við at menna føroyska málið eg eg mettað saman við tá ið vit fingu te i vithøvur fingu teir fyrstu føroysku bløðini á føroyskum tað er tað sama sum hendir í teir løgdnu vit kunnu fáa føroyskan film og føroysk myndatilfar inn á teir skermannar sum børnini longu í dag fáa
bo í hendirnar er la at síggja hjá foreldrunum frá frá frá frá føðing
gaval jatakkso da beinir johanesen ger so væl takk fyri harra formaður nú varð høgna hoyda eit sindur inniá hann helt tað vara fáar viðmerkingar frá samgonguumboð men mann kundi sjálvandi nevnt nógv meira í álitinum millm annað so nermmann ikki het her við føroyskt mannamál ta eg eisni blivi raðfest tí svælskoðin er øgiliga gott men millum annað tað sum hann hevur tosað um at mann vil raðfesta so tá tað kemur undirvísingartilfar so er tað ein miðnámi at tað er ein trupulleiki sum er nú og eisini dømis sum mann nevna heilsuhjálparaog heilsuskúlan at har er tað bara danskt tilfar og tey uppliva eisini ta at tað rættiliga nógv sum hava føroyskt sm annamál kom har og tey duga kanska ikki danskt so tað er ein stór avbjóðing har beint og so tað við golegolefransleyt eg haldi ikki bara tað er gott við sær men tað kann eisini hjálpir til at vit fáa meir inn á tá talgilda pallin men sum so men niðurstøn er eisini
tann at tað skal er í fígging til alt hetta her og tað er nakað sum mamn má
yrjagersu væl í sum verður sagt um tilfari sum eisini er á okkara yrkisútbúgving og øðrum bjørt samels legði nýligan fram at uppskot um eisini bara fyri eitt mál sum er føroysk føroysku landbúnaðartilfar tá mun tú tá tekur landbúnaðarskeiði at vit ikki av tað á føroyskum tað er altso tað er altso itt mál sum han kundu loyst uttan uttan heilssdógrar pengarnar men eg eri samdur við beinur johannesen í at tað krevur tað krevur veruliga fígging her og har liggur sjávandi altíð avbjóðingin men eg kann so lova fyri fyri tjóðveldi eg haldi vit hava forsønt tat tær eisini at vita vera í samgongu at vit vit fara at seta álvarsliga inn við hesum her tí at hetta má gerast nú um um vit ikki skulu fáa risastóra av
við við við tí føroyska málinum í komandi tíðja takk so vóru ikki fleiri røðarar til hetta málið og teir vóru farið undir atkvøðurastamálum
ja vit atkvøða so í løgtismál nummar hundrað og tveyogtjúgu sum vit akkurát hava viðgjørt um viðvísar íløgur og átøk til at menna tað føroyska málið vit atkvøða núger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað er tólv atkvøður fyri trettan ímóti eingin er blonk so er málið endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til aðru viðgerð av løgsmálnum hundrað og fýraogtjúgu tað er uppskot ti løgslóg um broyting í løgslóg um barkisskipan til javning av hámarksupphædd hvør biður um orðið tað er bjarni hammer ger so væl

hetta e eitt uppskot um løgtingslóg um broyting í barsiskipanini tað er javning av hámarksupphæddini tað er ruttvang og bjarni kárasom petersen løgtingsmenn sum hava lagt málið fram tann sjeynda mars og aftan á fyrstu viðgerð so var tann sekstanda mars í tvey túsund og tveyogtjúgu er tað beint nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann fimta apríl undir viðgerðini hevur nevndina havt fund við føroya arbeirafelag samtakt barsisskipanina og landsstýrismanninum í umhvørvisvinnumálum magnus rasmussen og viðgerðin hevur býtt seg sundur í fýra minnilutar

ein minniluti tað er bjarni hammer og hennikoud og hava hesar viðmerkingarnar barsilsskipanin er ein felags saman hjá øllum løntakarum og arbeiðsgevarum í føroyum endamálið við skipanini er at gera tað fíggjarliga møguligt hjá nýføddum nýføddum børnum og foreldrum at verða saman fyrstu tíðina prosentsatsurin fyri inngjaldið er líka fyri øll og útgjaldið verður roknað eftir miðal eftir ttóknu miðal mánaðarliga ainntøkuni seinastu tólv mánaðarnir áðrenn fráferðina fráverina barsilsgjaldið kann ikki vera meira enn fimmogtjúgu túsund krónur um mánan við frítíðarløn men umframt eftirlønargjald hámarkið fyri útgjald er ikki hækkað síðani tvey túsund og fýra tað er heldur ikki prístalsjavnað hesi árini og tí minkar hámerkið í virði so hvørt sum alt annað verður prístalsjavnað landsstýrismaðurin hevur longu heimild í verandi barnsilslóg at hækka ásetta hámarksupphædina við støði í lønargongdini í samfelagnum men higartil hevur eingin landsstýrismaður valt at gera brúk av hesi heimildini heimildin var gott nokk lekkað fyri nógvum ári síðani neihámarki inngjaldið er tó hekkað tað bleiv brúkt til at leingja barsilstíðina upp til eitt ár og tað er týdningarmikið tí skipanin tað er týdningarmikið at skipanin hongur saman og á javnvág eru millum inngjald og útgjald og flestu partar eru samdur í at skipanin er blivin ísa stirvum og eigur at veirða dagførd í síni heild tað verður tað verður ein long viðgerð at endurskoða øll sjónarhorni og enn longri tíð tekur tað at finna semju um tey tað hevði tí verið skilagott at dagført barsilslógina í bitum aprístalsjavna skipanina eigur at verða ein natúrligur partur av eini dagførdari barsiskipan tú fert ikki líka nógv fr ena krónu í dag sum í tvey túsund og fýra harumframt eru lønir matvørur og líknandi natúrliga prístalsjavnaðar á hvørjum ári spurningurin er tó um skipanin tolir at prístalsjavnast í verandi líki nógvir batar eru gjørdir á barsskipanina upp á stutta tíð eitt nú sum árog sagt er barsalstíðin longd munandi og eftirlønim er løgd afturat nevndin er fungið at vita at skipanin als ikki hevur ráð til hægri útgjald framrokningar vísa at tað lættliga kann koma ójavnið í inngjald og útgjald tað hevur týdning at tryggja haldførið hjá landinum og í skipanini og um tað er fíggjarliga ivasamt að broyta útgjaldið uttan at vita um inngjaldið røkkur til at hækka útgjaldið tað er umráðandi landstýrismaðurin upplýstir fær nevndini at landsstýrið ongar ætlanin hevur at hækka útgjaldið úr barsiskipani við teirri grundgeving at tað ikki er møguligt við verandi innkhjaldsprosenti skipanin fer ikki at hvíla í sæ sjálvum um útgjaldið hækkar minnilutin er stúrin um at ein hekking av útgjaldinum kann fáa neiliga ávirkan á sjálva skipanin okur hava brúkt fleiri ár upp á langja barsisskipanina upp til tólv mánaðir og tað hevur týdning at hon ikki verður stytt aftur tí tað manglar peningur í grunninum níggju níggju trýss prosent av teimum sum fara í barðsul fáa útgjald sum liggur undir fimmogtjúgu túsund krónur um mánaðin seksogfjøruti prosent fáa eitt útgjald sum liggur undir tjúgu túsund prosent nei tjúgu túsund krónur fimmogtjúgu prosent fáa undir fimtan túsund og heilir fjúrtan prosent fáa undir tíggju túsund krónur golnar út úr bassiskipan um mánaðinm av teimum sum fara í barsin spurnuringur er tí eisini um viljið er til at níggjuogtrýss prosent skulu gjalda meira inn í skipanina fyri at nógv ferri skulu fáa meira enn verandi hámark útskipani minnilutin er samdur í at sjálvandi eigur eiso grundlegjandi skipanin at vera prístalsjavnað á sama hátt sum líknandi skipanir tað eigur tó ikki at verða gjørt fyrr enn ein fyrr enn fíggjarliga orka er í skipanini størri tí annars verður skipanin ikki haldfør harumframt er hesin minnilutin samdur í at tíðin ikki er búgvin at hækka innkjalsprosenti fyrsta aðalmál eigur at vera at seta ein botn í soleiðis at tey sum fáa allar minstu skipanini verða lyft upp á meir liviligt støði og við hesum viðmerkingunum so tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykki frú forkvinna tað sum tað sum mann kanska sum tekur saman um hví mann ikki teka undir við hesum her uppskotinum tað er tað at okur meta ikki tað vera rætt at fyrri tey fái sum prosentini vísa at okur skula hækka hámarkið tað sum tú kann fáa mest út skipanini samstundis at tey sum fáa langt undir fimmogtjúgu túsund ongantíð fara vissi ein persónur sum tjenar hálvtrýss túsund krónur um mánaðin lat okum siga tað visi okur hækka hámerkið upp á tretivu túsund so vilja nøkur fáa fult tretivu túsund meðan tey sum eru niðri vilja verða veraligar niðri og tað tað tað er orsøkin til at javnaðarflokkurin ikki tekur undir við hesum her uppskotinum og javnaðarflokkurin metir heldur ikki at tíðin longu nú er búgvin aftur at hækka inngjaldsprosentið tí at tað er so stutt síðani at okur hækkaði tað fyri at fáa longt tíðarskeið og verður tað tað er sum hann sagt skilagott tað ber ikki til at fara inn at okur munnu fáa øll við og har er tað ein so tað er faktiskt líka stórur partur sum fer undir tíggju túsund enn tann parturin sum fer yvir ella sum kann fáa yvir fimmogtjúgu túsund og tí vildi tað vera nokk ikki skilagott at mann roynir kanska at at øll hesi her sum fáa lítið í einki í skipanini skula begjalda enn og meira fyr en nøkur heilt fá skula fáa eina rúgvu í skipanini og tað er grundin til líka iki taka undir við tí og og oglandstýrismannin kanska hnda arbeiða víðari við tí men tað er bara tað er gjørt so nógv við barsisskipanina í innan fyrisa stutta tíð men tað hevði verið skilagott at mann hugdi sjálvandi eftir prísjavningini men har halda okur at mann skal hyggja eftir hvussu kunnu okur fáa tey sum fáa so lítið í skipanini eitt sindur langur upp einstaks botnur hevði verið øgiliga skilagóður má eg siga tí ati tí at tað er tað er trupult eg minnist at okur fingið tað fyrsta barnið tá tað er nógv ár síðan men tað var okur fingu einki skipanin mentað er so tað men okur vóru øgiliga glað allíkavæl at vera saman við okkara børn barni og tað skal mann eisini minnast til at tað er eisini mann kann ikki ordiliga seta prís á hvat tað er hvat hvat er virðið at vera saman við sínum egna barnim tar fyrstu tíðina
okur hava eina góða skipan men hesum uppskotinum kann eg annaðflokkum ikki taka undir við takk
takk fyri fólk fólkini ja takk her er ein viðmerking bjarni kára sum petersen ger so væl takk fyri fólk fólkini ja her er goldið bjarni hammer siga seg ikki tak umdurvitið tí at tað kann skapa ein ein ójavnvág í ískipanina ein ójavnvág sum hann heldur eraðar forvegin tað kann eg gott skilja til eitt vist nú gjørdi mann uppskotið og og andtók onkursvegna at at í og við at tað koma fleiri løntakarar í og við at lønin hækkar og at gjaldið er prosentbaserað ja men so alt annað líka so hækka inngjøldini uttan at mann hækkar prosent satt sín við løgum og tað var í øllum førum vurderingin hjá framsøgnum at tað átti at kunnað at rúma eina árliga hækking upp á ja tvey prosent ella eitt og hálvt prosent ella hvat nú javningarprosentið er fyri hvørt einstakt ár men men tað er rætt skilt at at javnaðarflokkurin tykkur annars undirvið
við tankanum at at hækka
bjarni hámargerð so væl takk fyri fólkum at allar skipanir á almannar skipanum eru tað allarfelstu tær verða hekkaðar soleiðis so líðandi soleiðis sum sum sum prísið prísetalið hekkar í av øllum øðrum her í føroyum og tað er eisini passar sum bjarni kárasund pædursen sigur at tað er longu eina óvjavni ískipanir tað er eingin ivi um tað okur halda e eisini tankin við at mann skal hekka hekka eisini hámarkið tað er eingin niðurvið um tað tá tað ber til men at kunna bara ikki hekka hámarkið og ikki hekka botninum tað má fylgja við og eg vildi hildið tað fyrsta var at mann fekk minka muninum millum tað hægsta og tað lægsta ígjaldið minka tann muninum fast og so kann skipanin fara paralelt víðari tað kundi verið skilagott tað vildi eg hevði meint so tí tað vildi verið sum okur blíva seg at føroyar eru so lítlar okur berhøvast ikki at gera munin alt for stóran ímillum
mug tey sum fáa mest og tey sum fáa mynst úr tí føroyska samfelagnum takk fyri humrfoua
takk fyrifrú forkvinna eg l lesa eitt av hesum fýra minnilutaálitunum upp tað er so ein minniluti jóhandal beini johannesen og jáku mikkelsen hevur hesar viðmerkingar undir hesi samgonguni er bartsfarloyvi longt til tveyoghálvtrýss vikur samstundis sum tað bleiv gjørt so hækkaði mann inngjaldi við null komma fimtan prosent fyri at fíggja tað umframt at fíggjarbroytingar í undanfarna samgonga framdi at koma til tveyoghálvtrýs vikur hevur verið eitt mál í langa tíð og tað hevur verið tað fremsta mál hjá hesi samgonguni hvat barðsisløgin viðvíkur nú tá hetta mál er rokkið er tíðin komin at seta nýggj mál her eru fleiri ting og eg eiga at umrøðast eitt er útgjaldið men eisini hvussu skipanin kann gerast meira smidlig hetta uppskot snýr seg um at javna hámarksútgjaldið samstundis sum almennu veitingarnar verða tað ein tílík hakking á hámarksútgjaldinum má verða fíggjað landstýrismaðurin upplýsti í nevndini at barsilsgrunnurin átti fýra komma seks milliónir krónur primo tjúgu tveyogtjúgu tað var minni enn væntað tað er eisini ov lítið í mun til at hækka verandi útgjald tí barnisgrunnurin rindar eisini út til eftirløn og eftirlønarprosenti veksur hvørt ár til ár tjúgu seksogtjúgu tað bliv upplýst upplýst at kostnaðurin feri at fíggja hækkandi eftirlønarprosenti liggur um einar komma sjey milliónir krónur so við verandi inngjaldi er tað ikki pláss fyri einum hækkaðum útgjaldi tað er tørvur á at hámarksútgjaldið verður hækkað tað hevur verið á fimmogtjúgu túsund krónum síðani tvey túsund og fýra og síðani tá hevur bæði lønarlag og príslag verður í vøkstri tó má ein hækking verða fíggjað tá hon skal vara framd minnilutin metir tí at tað er ikki ráðið lata gera hesa broyting í verandisstund tó eigur mann at hyggja at møguleikanum skal inngjaldið hækkast so skal mann hyggja at øðrum skattum avgjøldum ið kunnu lækka samsvarandi so tað ikki rakar skattgjallaran við hesum viðmerkingum tekur vinnlutin ikki undir við málinum og mælir løgtingi frá samtykkja uppskotið og eg kann leggja afturat aso atvit eru sjálvandi øgiliga opin fyri at mann nú tá man her komið upp á tveyoghálvtýs vikur tað ev líkasum verið í máli síðani barslógin ella barsskipanin fór at virka frá byrja n av at mann nú hyggur at øðrum tingum og hetta her við útgjaldinum er absolutt eitt og hetta her er so tað mann sigur at mann skal javna tað og vistu ann hugsar um hann javnaðr hvørt ár ella hvussu mann ger so vistu man tekur eitt dømi at mann javnar við trimum prosentum og vit hava í dag hundra og fýrs milliónir grunnunum og tað má so siga tað atneir hundrað og fýrs miliónir ið verða golnar út á hvørjum ári ta so siga tað at ein javning við trý prosent hevði fyrsta ári kostað tvær komma tríggjar fimm milliónir og í løtuni so tað man hækka eftirlønar prosenti tað kostar so ein komma sjey millión so er tað ikki nógv eftir í tí summan og tað er skjótt til at barsilsgrunnurin ger undirskot vmann ger tað so at tað skal sjálvandi eg haldi sjálvandi at tað eigur hata mann eigur at hækka útgjaldið men sjálvandi so skal tað vera fíggjarliga skynsamt og eisini fyri borgarin tá vit hækkaðu inngjaldið við null komma fimtan prosentum so var tað so sær at mann samstundis tók og lækkaði onnur gjøld so sær at tað ikki røkti borgaran og er tað so sær at mann ferð at hyggja eftir tí atat hækka útgjaldið og somuleiðis eisini verður noydd til at hækka inngjald so haldi eg absolutt at ein treyt er tað at mann at tað ikki rakar borgarin at mann so so
lækkar onnur gjøld ella skattir fyri borgar takk fyri fyri horpina
ja takk herr ein viðmerking bjarni kárason petersen takk fyri frú forkvina tað er í øllum førum nakað sum bendir á at at barnsilsskipanin er ikki í javnvág í øllum førumí øllu førum er hann nakað sum bendir á tað og og tað er eisini hóast mann ikki hevur gjørt merkbarar broytingar síðani vikutalið koma upp á eitt heilt ár veit beina johannesen hvat ð er sum skeiklar skipanina og í so fall hvat mann kundi gjørt fyri at rætta upp upp á tað og í øðrum lagi visi mann skal fara til at gera eina broyting sum kostar hvar hevði beinur johannesen so byrjað

av hvar mann fór fyrst í gongd takk ja takk beinir johannesen ger so væl ja í løtuni so er tað sær mann kann siga tíverri at mann fekk minni inn at vænta ella úrslitið var minni at vænta í barnskrondum fjør ein orsøk er so tann at mann kann siga tað gleðiliga var tað at nógv fleiri børn vóru fødd enn vanligt aftan á korona kann man siga tað er so eitt men fyri at taka hvar mann skal byrja sjálvur haldi eg at mann eigur at byrja við útgjaldinum og nógv hava brúkt tað argumentið at tað er kanska fyri at fáa fleiri menn at fara í barnsforløg men húgv mann at hvat ið miðalinntøkan hjá kvinnum er so er tað eisini uppyvir tí sum hámarkið er nú so tað er absolutta eisini
altso fyri allar partar hevði tað verið positivt tat man fór at hyggja eftir tí men tað skal sjálvandi fíggjast takk fyri harra formaðurja takk
takk fyri harar formaður eg skal lesa álitið hjá mær sjálvum tí fjórða minnilutan til hetta endamálið við barsilsskipanini er at gera tað fíggjarliga møguligt hjá børnum og foreldruum at verða saman fyrstu tíðina í lívið barnsins skipanin um varð stovnað í tvey túsund og eitt og er skipað við løgtingslóg um barsilsskipan og tilhoyrandi gjaldið hjá teimum gjaldsskildu er null komma átta seks prosent av tí grein átjan nevnda gjaldsgrundarlagi barsulsgjaldið verður roknað eftir miðal mánaðligu áintøkuni seinasta árið áðrenn barsilsfarloyvið byrjar tó er eitt hámark fyri mesta útgjald á fimmogtjúgu túsund krónur um gevur útrokningargrundarlagið eina lægru upphædd verðuð minni útgoldið er upphæddin hinvegin hægri elvir tað til ein inntøkumiss um ikki onnur avtalað er við arbeiðsgevaran og umframt útgjaldið fær mann eisini nú átta prosent í bundnum eftirlønargjaldi hámarksupphæddin hon hevur sum sagt verið óbroytt síðan tvey túsund og fýra síðan tá er miðalinntøkan hjá bæði kvinnum og monnum hækkað munandi í tvey túsund og fýra tá var miðalinntøkan hjá føroyskum kvinnum umleið fjúrtan túsund krónur um mánaðin meðan miðalinntøkan hjá monnum var um seksogtjúgu túsund og fimm hundrað um mánaðin miðalutøkan í dag fyri kvinnur menn er ávikað við seksogtjúgu túsund og fimm hundrað og góðar áttaogtretivu túsund um mánaðin tað vil siga at inntøkumissurin í dag er munandi størri enn hann var í tvey túsund og fýra umanfyr í barsilsfarloyvi og hevur stóra ávirkan á intøkuna tess meira mann tekur av barnsils farloyvinum tað størri er inntøkumissurin fyri tíðarskeiði hefta er ein av orsøkunum til at pápin millum annað velur at vera á arbeiðsmarknaðinum meðan mamma tekur størri part av farloyvinum fyri at minka um samlaða inntøkumissin fyri húsarhaldið endamálið við uppskotinum tað er at fáa hámarkið javnað á hvørjum ári sambært grein tvey í løgtingslóg um javningarprosent til almannaveitingar tað ber við sær at hámarkið sjálvvirkandi verður javnað eftir miðaltalnum av prosentvísi broytingini í lønarkarminum hjá fíggjarmálaráðnum í tólv mánaðarskeiðnum sum endaði fyrsta oktovur inniverandi ári og í brúkaraprístalinum annan ársfjórðing í inniverandi ári í mun til annan ársfjórðing ár fyri lógaruppskotið tað tryggjar at útgjaldið í barselsgrunninum til foreldur í barnsboðarfarloyvi leypandi fylgir lønirnar og prísgongdina í samfelagnum verandi hámark er so hvørt sum lønir og prísir hækka orsøk til eitt útgjald sum í veruleikanum er minkandi fyri hvørt ár við hesum viðmerkingum tekur hesum minnulutum undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskoti eini eini leypandi diskussión undir viðgerðini av hesm her uppskotinum sum eisini verður nevnt í teimum flestu álitunum tað r tað at mann velur ikki at taka undir við hesum her uppskotinum hóast mann kanska tekur undir við eðalsetninginum ella ella ella hendsignað við uppskotnum tí at barsilsgrunnurin er ikki ír javnvág og til tær at siga at tá ið vit gjørdu heta her uppskotið tá gingu vit út frá ella andtóku vit í øllum førum at tað var rúm í barsilsgrunninum til eina slíka broyting tí at mann roknaði við at tann numiella vøksturin í barsilsgrunninum av at at gerast verða fleiri løntakarar og á miðallønin hon hækkar javnt og samt øh som fór at verða rásaruum fyri eina javning av hámarkinum leypandi tað vil siga at tað var ikki neyðugt ella tørvur á at gera nakað við innigjaldi ella annars at umskipa grunnin fyri at fáa pláss til hesa lógarbroytingina og tað verður rundgevið við at barsilsgrunnirin er ikki ú javnvág og er rætt øh men so er tað hví hon ikki eru javnvág millum annað grundgevið mann við at tað er verða fleiri børn fødd tað er sjávandi gleðiligt men tað ber eina eyka útreiðslur við sær í mun til útgjaldið íð barsisgrunninum til foreldur men har til er at siga og kandska landsstýrismaðurin kann rættleiða meg um eg farið skeivur at tað er eitt úrslit av at vit hava verið í einari ávísari serstøðu tey seinastu tvey árini í og við at korona hevur havt sína ávirkan á samfelagið so so bæði tað tðhava kanska verið minni lønarúgjaldingar hetta tíðarskeiðið sum altaná líka hevir elvt til eitt minni inngjald í barsilsgrunnin og eg skal ikki kunna siga men eg vil pástanda at tey mongu børnini sum eru komin afturat kanska eisini eru komin afturat orsakað av korona tað tað er kunnað verið áhugavert at at landstýrið fór at kanna tað tað veit ikki men upp á angin við hesum her er at orsøkin til at barsisgrunnurin ikki javnvág er tí at vit vóru undir eina periotu við koronu tað era vit ikki meir mann kann ímynda sær at barnsburðartalið fer t at at at neutralisera seg og javna seg út og blíva eitt sindur minni ennhvat tað er og mann kann eisini ímynda sær at lønargjaldingarnar er hækkaðar rættiliga markant nú tá ið alt virksemið er latið upp aftur og at tað harvið kemur meira ingjald í barsilsgrunnin tí hugsi eg at at at hetta her við at barsilsgrunnurin e ikki er javnvág er eitt úrslit av at vit hava verið í einari periotu sum hevur verið ein serstøða har sum tað hevur ringt eitt sindur upp á parametrin sum sum ávirka um grunnurin er javnvág ella ikki til at vit nú eru eina meira manligari periotu har sum har sum grunnurin vónandi í øllum førum kemur at koma í javnvág eitt týspunkt fyr ella seinni øh mann skal jú eisini býta merki í at tað sum er serliga viðkomandi við hesum her uppskotinum kanska ongantíð verið meira viðkomandi síðani innrásina í ukraina tað er tað vit hava fingið hækkandi oljuprísir vit hava fingið hkkaða hækkaðar vøruprísir vit hava fingið hækkaða hækkað rentustøði og vit hava fingið eina rúgvu av avleiðingum orsakað av kreppuni í ukraina ikki bara ukraina eisini korona og mangt annað sum ger tað at tað er blívu nógv nógv dýrari at at liva her í føroyum og fyrisovutt mongum pørtin av verðini og tað er júst tað sum hetta her uppskotið snýr seg um tað er tað at almennaveitingarnar nú er lógin um um javning á almannaveitingum tillagar soleis at tað fylgir prís og lønargongdini og uppskotið her snýr seg bara um at inkludera barsilsskipanina til eisini at vera umfatað av grein tvey í áður nevndu lóg tað vil siga tað at hámarkið fylgir lønargongdini og lønarhækkingarnar sum vit síggja miðallønarhækkingarnar sum vit síggj í samfelagnum og prísprístøði so vissi mann ikki fremur hesa broytingina so fara í øllum førum tey sum fara í barsilsfarloyvi tey fara at fáa minni fyri pengarnar nú tá ið prísurin á matvørum og prísurin á olju og á láni er hækkandi tí hevði eg vónað at mann tók undir við hesum her uppskotinum øh og at mann so í øllum førum setti seg saman politiskt um tað nú er soleiðis at hetta skeikla allar skipanina sum hon er og finna út av jamen hvussu fáa vit skrúva upp og niður up á parametrurnar fyri at fáa barsilsskipana til at vera íjavnaðan eg rokni ikki við at hetta uppskotið koppar nakran barsilsgrunn rokni heldur ikki við at uppskotið hjá hjá tjóðveldi ger tað tað skuldu sikkurt eitt sindurstørri ting til enn tað men tað kann merkja sjálvandi eitt strukturelt ein strukturell ójavnvág sum sum mann tíbetur hevur tíð til at rætta upp uppá skuldi tað

hámarkið á fimmogtjúgu túsund hevur staðið stað í í mong harrans ár og sum eg ilustreraði í áðni so eru lønirnar hækkaðar ófatiliga nógv síðani so tá tað at fara í barsils farloyvi og fara at fáa útgjald í barsils grunninum tað er fyri fyri fyri nógv fólk ein ein ein ræðliga stórur inntøkumissur fyri ikki at siga fyri húsarhaldi beini johannesen nevndi eisini hetta her til dømis grundkavi eg fyri at tað heldur kanska nógvum monnum frá at fara í barsilksfarloyvi tí at inntøkumissurin er forstórur so blívur eitt húsarhald samt um at jamen so fert tú til arbeiðis og og og og kvinnan ella mamman verður heima soliðis at samlaði intøkumissurin ikki verður forhøvur h men tað er sanniliga eisini fyri kvinnurnar sum eisini vit síggja nú fáa eina nógv hægri miðalløn enn hvat tey hava fingið sjálvt um munurin millum menn og kvinnur eru eru enn rættiliga høgur í í mun til miðalløn so eg haldi fyri at taka samanum harra formaður at hetta er eitt eitt gott uppskot og eg vóni at vóni at í øllum førum tankin enn hevur vælvild aftan á at tað verður atkvøtt um uppskotið tí at eg haldi hetta er nakað sum í øllum førum í vert at arbeiða víðari við tað er sjálvandi nokk so nógvarymiskar meiningar um hvussu barsilsgrunnurin skal skipast og hvat skal raðfestast o ikki onkur hevur tosað um at eitt eitt eitt lámark eisini fyri útgjald og onkur hevur tosað um athækka hámarkið ikki bara leypandi men eisini at fáa lofti til at liggja á kanska tretivu túsund sum tað átti at verið á vissi mann hevði prístals viðgjørt tað longu tá frá tvey túsund og fýra tá ið mann valdi at skera tað niður á fimmogtjúgu túsund frá nakrar tretivu øh so eg vóni at fólk í øllum førum um tey ikki velja at atkvøða fyri uppskotinum í dag at tey í øllu førum hava hetta eri menti tí eg haldi hetta er týðandi fyri haldføri í barsilsgrunninum og at mann sjálvandi eisini skal inna á disku
er tann svara bartin sum er hvussu inntøkurnar
kunnu fáa st slatviða takk fyri ja takk so erta viðmerkingar tað er bjarni hammer ger sovæl ø takk fyri harra formaður tat tað e eingin ivi um at at tað er eitt eitt skilagott huppskot altso tð her vildi vera ein natúrlig broyting í ein og hvørjari skipan og eisini í barselsbarskipanin sum frá líður grundin til og tað er heldikki sikkurt at at at at faið vildi verið fullkomiliga sjeiklð at skeikla men tað er bara tað er bara mann bara komin har til at mann má fáa minka munin um ta hægstu útgjaldini og tey lægstu og so lyfta skipanina víðari tað er øiliga trupult at at samtykkja nakað sum ger at nøkur heilt fá skuldu fáa størri útgjald og meðan tey sum fáa lítið ela tað minstu útgjøldini bleiv við at vera niðri men eg eri sikkur í tað trúgvi kári bjarni kárason petersen eisini vil vera samdur í at tað er at spurt mæl um tí so verða
tingini gjørd tað trúgvi eg harra formaður
takk fyrija takk gerst frá biarli klára betur sín takk fyri at formaður øh ja altso eg kundi kanska hugsað mær at hoyrt landsstýrismannin tosa eitt sindur meira um at tað er við haldføri í grunninum tí at fyri mær virkar tað ikki heilt greitt hvar ið hundurin liggur grivin viðvíkjandi tíð barni og hann sum vóru uppi og segði at tað hevði nakað vi við at tað vera fleiri børn fødd um tað talið verður alsamt takkandi loymar at ivast í um nakað sum kanska neutraliserar tað seg men ja tað er nakað vit skulu taka hond um og ergenklaga øgiliga keðiligt at mann ikki hevur langt síðani tikið hond um tað mann hevur valt at raðfesta øðrvísi mann hevur hækkað vikutalið og tað er eisini gott nú hevðinú hevði eg eisini eitt uppskot í farnu tingsøtu har sum mann vildi strika oyramerkingarnar av bartelstovum tá mæltu vit eisini til at mann hækkaði hámarkið frá hesari fimmogtjúgu upp á tretivu har leið tretivu túsund so ið sær mann fekk ta uppbædna sum hon hevði verið við sum hann prísdagsviðgjørdi men tað er nakað sum landsstýrismaðurin hevur heimild til at gera so tað kann hann bara gera við sita er ráðsóru fyri teg hetta snýr seg um javningina
tað er at fáa hana at fylgja við í samfelagsgongdini og búskaparligu gongdini í føroyumjatak
eg havi huga áðren eg lesi álitið frá hesum minnilutanum ati nevna ati nú skriva vit tjúgu tveyogtjúgu men visu vit nú bakka heilt aftur til tvey túsund og átta so bleiv eitt lógaruppskot borðið niðan í løgtingi og tað var eg sjálv sum á landsstýriskvinna í í arbeiðsmarknaðarmálnum tá og í teirri tí lógaruppskotunum bleiv sagt í grein trettan ati skotið var upp at hækka hámarkið úr fimmogtjúgu pi sjeyogtjúgu túsund krónur so so nógv ár er tað síðani at vit fyrstu ferð ynsktu at hækka útgjaldið tá var fíggjarligt rásarúm tað var faktist eitt stórt yvirskot í skipanini tá sum fór í stóra pott og tað vístu vit eisini á seinni at tað mátti fáast í ein grunn sum sum so tryggjaði at alt ikki bar hvarv í stóra potti øtað uppskotið vann ikki frama tað vari soleiðis at vinnunevndin tá valdi heldur at siga skot var upp tað sum eg segðit upp sum landsýrskvinna tá var at leingi skipanin við átta vikum og at hækka markið upp yi fimmogtjúgu bið sjeyogtjgu túsunds gu var tað aktuelt at tað markiðuppá fimmogtjúgu var for lokt men vinnunevndin broytti tað so til at heldur enn at fáa leingja skipanina við sjey vikum so vildi mann heldur geva eina viku afturat so mann brúkti tað sum hevði kostað eyka at hækka útgjaldið til at leingja skipanina og mann kann siga at tann politikkurin hevur so verið galdandi at mann hevi roynt at brúkt pengarnar inngjaldið í barsilsgrunnin vakssi við á leið eg veit ikki vat s hvustu siga trimum prosent um árið á leið passar tað nøkurlunda við lønarvøksturin í samfelagnum og so tað verið soleis at sirka tahev vir ráð til at leingja skipanina við einari viku soðeðir stiðvíst í løtuni hava vit eina stóra avbjóðing nemliga tann at fíggjarætlanin í barsilsgrunn hongur ikki saman og harformaður tí skal eg lesa upp hví eg hóast eg taki undir við at markið at útgjaldsloftið hækkar kortini í hesum førinum mæli til ati ikki samtykkja hetta uppskotið minnilutin tekur undir við at útgjaldi í barsskipanin verður stigvíst hækkað og vísir til heimildina sum landsstýrismaðurin longu hevur at gera hetta í grein trettan í lógini tað er tó ein sannroynd at um ein føst javning verður ásett nú so má inngjaldið frá løntakaraunum og arbeiðsgevaraunum hækkað samsvarandi tí yvirskot er ikki í bartilsgrunnini í løtuni samgongan hevur longu hækkað inngjaldið munandi í hesum valskeiðnum eins og gjaldið er hækkað fleiri ferðir seinastu árini tað er ikki ráðiligt beint nú at leggja steinun á byrði hjá fólki við at hækka gjaldið enn eina ferð nú prísurin á mati og øðrum vørum hækkar við rúkandi ferð sum er fáa øll fult lønargjald tó við hámarki upp á fimmogtjúgu túsund summir starvsbólkar við hægri løn havasáttmála sum tryggja teimum á hægri útgjald har tað sum kemur afturat verður goldið á arbeiðsgevarar ísummum førum er tað so heilt upp til fulla løn hámarkið fyri útgjaldið á barsilsgrunnum hevurverið óbroytt síðan tvey túsund og fýra men síðan tvey túsund og átogog átjan er eftirløn løgd afturat tað vil siga at mann hevur fingið útgjaldið pluss eftirløn so tað er ikki staðið heilt í stað í hesum sambandi vil eg gjarna líka nevna at tá ið barsilsgrunnrin kom í tvey túsund og tvey tá var útgjaldsmarkið heili fimmogtretivu túsund tað bleiv so lækkað longu tvey ár seinni undanfarna samgonga broytti barsilslógina soleiðis at eftirlønargjaldið heldur enn at verða drigið frá barsilsgjaldinum sum var blivið innført nøkur ár frammanundan legði tú omaná og harvið fingu fólk sum fóru í barsil meira tí tey fingu útgjaldið pluss eftirløn heldur enn at fáa útgjaldið minuseftirløn sum so varð sett á kontu til seinni eftirlønargjaldið er nú átta prosent og tað veksur við einum prosenti árliga til tað vera tólv prosent í tjúgu seksogtjúgu verður bundna eftirløntald við er útgjaldið til tann einstaka sostatt økt við einum prosenti árliga eftirlønin hevur sera stóran týdning tí vit vita at barsilstíðin hevur lutfalsliga stóra ávirkan á tað at kvinnur í stóran mun eru eftirbátar í mun til eftirløn fíggjarliga rásarúmið má brúkast til eftirlønina fyrst og síðani eigur sjálvt útgjalðsloftið at hækka stigvíst altso vit taka undir við at hækka útgjalðsloftið men vit vilja raðfesta at tað er ráð til at eftirlønin kemur upp á tólv prosent áðrenn vit gera tað tað er okkara fyrsta raðfesting og tað halda vit at vit mugu vit mugu halda fast í tíð tí hendan eftirlønin er sera týdningarmikil vinnuhúsið hevur alment skotið upp at heldur enn at hækka inngjaldið fyri at fíggja eina javning av útgjaldshámarkinum sum kundu lønta barsilstín verið stytt tí hugskotinum taka vit ikki undir við hesin minnilutin heldur at mann heldur eigur at gera skipanina meira smidliga sum foreldri nógv størri mun kunnu brúka lønta barsilsfarloyvi eftir egnum tørvi og til dømis arbeiða eitt sindur í barsilsfarloyvstíðini og so dríggja ta tíðina kanska tær vikurnar eftir tørvi hjá familjuni at brúka seinni í hesum sambandi vilja vit gjarna vísa til tingmál nummar hundrað og nítjanogtjúgu einogtjúgu sum sum varð viðgjørt í áðni á tann hátt ber til at varðveita eitt ár í barsilsfarloyvi men við møguleikunum til at spaða tað yvir á longri tíðarskeið í í samstarvið við arbeiðsgevarin so hóast hasin minnilutin er prinsippinum tekur undir við at javna barsilsgjaldið samsvarandi lønarvøksur í samfelagnum og minnilutin eisini trýr at tað hevði gjørt møguleikan fyri at pápar tóku størri partn av farloyvinum eins og vit vísa á í viðmerkingunum til áðurnevnda mál so má fíggjarliga haldføri og barsilsgrunnin fyrst verða upp á pláss at ráðini eru hjá barsinsgunnunum til at gjalda fult eftirlønargjald má raðfestast fremst og síðani eigur útgravðsloftið at verða hækkað við árligari javning samsvarandi lønargongd í samfelagnum so harra formaður eg hevði sera fegin eg haldi hftar eitt gott uppskot framsókn er komið við og eg haldi eisini at vit saman við flekspart tluppskotinm hjá tjóðveldi hava havt av hesum her og fingið nógv tøl summi framaftur í ljósi og summi summar nýggjar upplýsingar men eg haldi at tað er viktigt at undirstrika at tað er altso tað má vera fíggjarliga ábyrgdfullaheiti og í mun til barsilsgrunnin um mann kann ikki blíva við bara skriva upp og skriv upp og skriva upp til barsisgjaldið er rættiliga høgt í dag í mun til hvat tað var fyri viðs vit fara til dømis tíggjuár afturítíðina og beint nú sum støðan er so so telur hvør króna hjá teimum lægstu inntøkunum tað eru ordiliga nógv ting sum hækka í prísi nú bara tit fara í handlarnar nú at síggja hvussu skjótt matvørur hækka í løtuni so haldi at vit skuldu vera øgiliga varin við at hækka útgjaldið er sympatiserað fult við tað er ikki rætt at tað er so nógv sum ikki fáa fult útgjald hetta er hóast alt ein tryggingarskipan men fimmogtjúgu túsund er heldur ikki einki og tá ið mann so hevur tryggjað eftirlønina afturat so hopi eg at vit politiskt kunnu semjast um at tað má fáast upp á pláss áðrenn áðrenn vit ja áðrenn vit hækka útgjaldsloftið men takk til framsókn fyri at hava tikið hetta uppskotið fram á ting og tíverri taka vit hvussur ikki ølla okkum undir viðí hesum umfarinum
men tað gera vit vónandi tá ið fíggjar
la haldføri eg komi í bartilsgrunnin takk fyrija takk sor en viðmerking tað er bjarni kárasum petersen ger sovæl takk fyri harra formaður ja onkur plagir at siga t tað er tankin sum telur og tí er tað sjálvandi tímir mann sjálvandi fegin um at mann tekur undir við tankanum um uppskotið sjáldmannikn tekur undir við uppskotið men men tað er so hvat tað er øh bjórs samelsen var eitt sindur inni á hesin her við at fáa grunnina vera haldføran sjálvberandi sjálvandi um tað broytast nøkur ting fundamentalt í samfelagnum so má mann tillaga skipanina men vit vilja kanska helst hava at hon í allarstørsta mun hvílur í seg sjálvan so vit skuldu taka nakrar prinsippavgerðir um hvat fyri støði vit vilja hava í bartilsgrunninum hvussu nógv mrindarind hvat mann fór út gog nær og hví øh so eg føli eitt sindur at bartilsgrunnurin skuldi fingið eina ordiliga yvirháling nú øh ta eg mann snakka um leingi mann hevur gjørt sovorn
víðandi smáar justeringar men eg veit at bjørn samansend til dømis hevði eitt uppskot eisini ja takk
jagersovæl bjørt samulsen ja takk fyri bara vistu vit hyggja eftir seinast tingsetu so høvdu bæði framsókn javnanflokkum og tjóðveldi uppskot um barsilsgrunnin hesivar tað so framsókn í tjóðveldi so tað báðar í øllum førum fyri ati um teir flokkarnir halda áfram við sínum góðar samstarvi sum máttu verið góðar treytir fyri at mann fekk gjørt nakrar broytingar men tað er kanska eisini neyðugt at nevna tað sum eg vísti á innleidningsvís ati í tí løtu pengar fíggjaráðsarúm er í grunninum so kann landsstýrismaðurin frá degi til dagshækkað út á útgjaldsmarki tað er ein áseting í grein trettan um tað og so kann mann taka avgerðir um skal tað vera fast sum framsókn skyldur upp at tað hendur heilt av sær sjálvum ella skal landsstýrismann kunna gera tað eftir tørvi eftir hvat er í grundinum eg haldi at tað er ein týdningarmikil diskussión og eg haldi at bjarni kárason hevur argumenterað sera væl fyrihesum uppskotinum og sindur hørm um at eg mæli ta ikki at samtykkja tað men fyri meg telur tað mest at vit hava
hava ráð til fulla eftirløn áðrenn vit broyta hetta hámarkið takk fyri harra formaður ja tak so eru ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í málinum her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum sum tað varða lagt fram ger so væl vit atkvøða ja vit eru liðug at atkvøða tað eru tað er ein atkvøða fyri uppskotinum um fýraogtjúgu ímóti og eingin er blonk so málið er fallið og avgreitt frá løgtinginum síðani er eitt mál eftir at viðgera tað bleiv flutt tað er tað sum eitur punkt ellivu í dag tað e onnur viðgerð av løgtinsmanni nummar hundrað og níggju tað er uppskot til løgtslóg um broytingar løgslóg um skatting av vinningi frá sølu av veiðurættindum
nágreining av uppgerðini fyri skatting av vinningi frá sølu av oyraftur tað verður erhard joensen sum fær

skal allarfyrst boða frá at tað broytingaruppskotið sum mann mælir til í álitunum tað broytingaruppskotið verður afturtikið upp á grund av at har er møguliga ein misskiljing ella ein misorðing í tí broytingarupskotinum so tað verður gjørt eitt nýtt sum so verður framlaigt millum aðru og triðju men hetta er løgtingsmál nummar hundrað og níggju uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtinslóg um skatting av vinningi frá sølu av veiðirættindum nágreining av uppgerðini fyri skatting av vinningi frá sølu av veiðirættindum tað er landstýrismaðurin uni rasmussen sum hevur lagt málið fram sjeynda mars og tað hevur so verið í fíggjarnevndini og fíggjarnevndin hevur havtfund við felagið føroyski grannskoðarar og landsstýrismannin í fíggjarmálum uni rasmussen saman við taks og t og nevndina hevur býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta um meirilutin erhard joensen jákupt mikkelsen billjustinussen khristin mikkelsen hevur hesar viðmerkingar endamálið við uppskotinum er at gera lógina minni forðandi fyri eina dinámiska fiskivinnu og at gera ávísar nágreiningar í lógini spurningverður settir um avlýsingina av endaligu avhending í paragraf tvey nummar eitt litur av b í galdandi lóg sum allar avhendingar av partabrøvum í feløgum sum ráða yvir rættindinum at veija eftir sjófeingislógini eisini fevnir um óbeinleiðis ræðisrætt við hesum upskotinum verður tað nágreinað í ásetingini at hon eisini fevnir um óbeinleiðis ræðisrætt í paragraf tvey nummar eitt litur av c í galdandi lóg verður somuleiðis nágreinað soleiðis at tað er greitt at lógum fevnir um avhending av partabrøvum í feløgum sum eiga onnur feløg sum hava rættindi at veiða sambært sjófeingislógini og at hugtaki umskipan eisini fevnir um umskipanir av feløgum sum ikki eru partar av einum samtaki tað vil siga feløg sum ikki eru í samtaki við onnur feløg spurningar hava eisini verið settir við um hugtakið innaravirði í galdandi lóg skal skiljast sum innaravirði allýst í orsrokðskaparlógini ella um talan er um eitt innaravirði gjørt upp út frá skattligum avskrivingum í hesum lógaruppskotinum verður tað nágreinað at talan er um innaravirði lýst allýst í rokskaparlógini hugtakið innaravirði gongur aftur fleiri ferðir í orðsroksskaparlógini og hevur í høvuðsheitum við veruliga virði av eginovnini hjá viðkomandi felag at gera og hevur eisini stóran týdning í samband við samtaksroknskapur og hvussu kapitalpartar verða upptiknir í asosieraðum feløgum

ein broyting er at tað við hesum lógaruppskoti verður ásett at reint umbýtið av veiðurættindum ikki skal útloysa serskatt reint umbýtið merkir at veiðurættindini verða býtt út ella býtt um við veiðurættindini uttan at peningur ella nakað annað liggur í millum við verandi lóggávu er ikki møguligt at býta um veiðurættindi uttan at serskattur verður ella skal gjaldast ein onnur broyting er at taks í sambandi við sjálvuppgávuna fer heimild at leingja freistina fyri at lata inn sjálvuppgávu tá serligar grundir eru fyri hesum eftir galdandi lóggávu er eingin heimild fyri at leingja freistina fyri sjálvuppgávu og tað er heldur ikki áseting fyri hvat skal henda um sjálvuppgávan ikki verður latin inn uppskotið heimilar at taks at áleggja sekt umframt at hækka samanlagda inntøkuskattin við upp til fimm nýggjar greinar verða eisini settar inn í lógina paragraffurnar ellivu a livu b fyrra ásetingin er ein heildartreyt sum snýr seg um óreiðiligar atgerðir sum ikki spegla nakra aaligan veruleika men heldur hava sum mál at fáa

sum er í ósamsvari við endamálið í skattarættinum hetta verður gjørt við eftir fyrimynd í donsku líkningarlógini og esdirektivi seinna greinum er viðvíkjandi trendførpreising har ásett verða ásetingar í skattalógini um transferapreising eisini eru galdandi fyri skattskyldu eftir hesari løgtingslógini taðer metingin hjá taks at núverandi lógartekst skal tulka soleiðis at tað skattliga at tað er skattliga saldan sum skal dragast frá søluupphæddini ein avleiðing kann vera at skattur skal roknast av endurvunnum avskrivingum og hetta hevur ongantíð verið meiningin við lógini skotið verður tí upp í paragraf fýra stykki tvey at broyta orðingina skattliga bókaða útviðarnarvirði til kostnaður fyri keyp av rættindum eisini verður skotið upp at tá rættindi sum felagið hevur útvegað frá felag í sama samtaki er tað kostnaðurin tá felagið í samtaki útvegaði rættindini altso upprunavirði frá útveðarnarvirðunum av rættindum sum skal dragast frá søluupphæddini hetta er fyri at felag ikki skal hava fyrimun at hapa handlað rættindi innanhýsis í samtakinum og harvið fáa størri frádrátt fyri tað sambært galdandi lóg í paragraff fimm stykki tvey fáa feløg ella løgfrøðiligur persónar frádrátt í partafelagsskattinum upp á átjan prosent av nettuinntøkuni gjørdu upp sambært paragraff fýra stykki tveyogtrý hetta kann føras til at feløgini missa virðið á frádráttinum um skattskildaga inntøkan áðrið veiðurættindin verður seld er null ella felagið hevur hall hetta árið ella hll frá undanfarnum árim sum kann førast fram eftir paragraff trýogtretivu í skattalógini so kann felagið missa virðið á frádráttinum í paragraff fimm stykki tvey tí eingin skattur er skotið verður tí upp at løgfrøðiligin persónur verður veittur á frádráttur í skattskildu inntøkuni gjørt upp eftir skattalógini upp á átjan prosent av skattskildu inntøkuni gjørd upp sambært paragraff fýra stykki tveyogtrý eftir hesi lóg í hesum sambandi hevur fíggjarmálaráðið gjørt vart við ein feil sum er gjørdur í lógartekstinum og hevur sent nevndini uppskot til broytingaruppskot viðvíkjandi paragraff eitt nummar seks í uppskotinum sum meirilutin hevur tikið til eftirtektar

við uppskotinum verður paragraff trý stykki trýog fýra í lógini er ætlann at broyta tað men sum sagt men sum sagt av tí at broytingaruppskotið verður tikið aftur so er tað eingin grund til at lesa tær viðmerkingarnar
so takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað aksel johannesen sum
gersu vælja takk fyri harra formaður sum sagt so er hetta her ein onnur viðgerð av einum uppskot frá landsstýrismanninum í fíggjarmálnum um um so broyting í løgtingslóg um umskatting av vinningi av sølu av veiðurættindum og minnilutin ella fíggjarnevndin hevur býtt seg upp í ein meiriluta o minniluta og tað er samgonguumboðini sum eru í meiriluta og andstøðuumboðini sum eru um minniluta og eg skal lesa áliti upp frá andstøðuni sum eru pálla reynatrúgvu úr tjóðveldi rutt vang úr tjóðveldi og so eg sjálvur sum hava ta álitið saman og vit hava hesar viðmerkingar minnilutin heldur ikki at hendan lóggávan er skilagóð hvørki fyri vinnuna landskassan ella samfelagið veiðuloyvi hava virði um so er at veiðurættindini eru avmarkaði soleiðis at nøkur fá fáa rætt á fiska og onnur ikki hesi fram í hjárættir sum er ein eygsplosivur rættir kann tí vera sera nógv verdir tey sum fáa hendan rættin framum øll onnur eiga tey sjálvandi at gjalda fyri virði av honum at talan er um um ein egsklosivan rætt sum kann hava stórt virði sæst millum annað aftur við at loyvir eru og verða seld fyri nógvar pengar søluprísurin kallast fyri tilfeingis rentan hendan lóggávan um skatting av sølu av veiðurættindum er trupult at umsita og higartil hevur lóggávan ikki givið landskassanum nevnuverdar inntøkur og tað er eisini rættiliga ivasamt um landskassið fær nakrar inntøkur við hesari lóggávuni í framtíðini hetta tí at tað lættiliga kann sleppast undan at rinda skatt av søluni hetta kann til dømis gerast við at avhenda rættini frá eitt ár í senn heldur enn at avhenda endaliga útlendskir oyðarar í fiskivinnuni ið búgva í norðralondum ella londum ið vit hava tvískattaravtalur við rinda heldur ikki skatt eftir lóggávuni av søluni í føroyum men í heimlandinum havast skal eisini í huga at lóggávan um skatting av vinninki frá sølu av veiðurættindum er bert góð fyri tey sum fara úr vinnuni skilt tað tann hátt at orsøkin til at tey ið yvirhøvur til at tey yvirhøvur kunnu selja veiðurættindini fyri stóra vinning er tann at landið ikki tekur partin av tilfeingisrentuni inn fyri tey sum koma inn í vinnuna er skipan sera skaðilig ta landið ikki tekur størsta partin av tilfeingisrentuni inn so mugu tey sum koma inn í vinnuna gjalda eitt stórt tilfeingisgjald til tann sum fer úr vinnuni og tey mugu seta seg í stóran skuld tá tey keypa veiðurættinduni heldur enn eina lóg um serskatt í sambandi við sølu av rættindum eiga at vit at taka størsta partin av tilfeingisrentuni inn leypandi umvegis tilfeingis gjaldi leypandi gjøld har landskassin fær inntøkur ár hvøryum ári vil hava við sær at virðið á sjálvum loyvinum minkar niður í lítið og einki somuleiðis vil hetta hava við sær at tað verið lættari at fáa ein haldføran fíggjarpolitikk tí landskassin vil fáa eina stabila hægri inntøku enn í dag hetta er eisini ein betri skipan fyri búskapin í vinnuni tí ein tílík skipan ikki forðar fyri neyðugum umskipanum í vinnuni sum serskatturin hjá samgonguni hevur við sær serskatturin hevur við sær at loyvishavarar afturá sær við við at endaliga avhenda veiðurættindini samstundis sum tað er trupult hjá vanligum føroyingum og fiskimonnum at keypa tá eitt stórt tilfeingiskjald skal rindast til seljaran við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum
og mælir løgtinginum frá at samtykkja
formaður eg haldi tað nú kom so broytingaruppskotið ikki men tað virkar nokk so týðiligt at vera eisini undir fyrstu viðgerð at hetta her er eitt einasta ein slag av einum fasittlista hvussu mann sleppur undan at betala gjald at betala skatt
tá mann sleppur sær av ella ætlar sær at
sleppa sær av við veiðarættindir takk hara formaður ja takk fyri hetta er hetta er úrslit av einari neyðsemju í samgonguni har fólkaflokkurin vildi avráðið a hvthau ig tað soleiðis tilfeingi til til tey sum vóru har frammanundan og geva rulllandi tólv ára loyvir tað smakkaði sambandsflokkin illa so vildi hava okurt aftirfyri tað bleiv ti hesa lóggávuna ein serskatt við sølu og akkurát soleiði sum eg havi skilt sjálvt um fólkaflokuinhvu avkveitt fyri men sum eg havi skilt fleiri fólkafloksfólk siga faktikt samdi fólkaflokkium heta er óheppin skipan tí hetta ger tað at okkara fiskivinna ver øgiliga stirvin tí at tað er øgiliga nógv sum aftra sær við at avhenda tí tað lggur eisu egvustlig skattur um mann í staðin fyri segði lat okkum taka tilfeingisrentuna inn ella størri part a tilfeinisrentuna inn leypandi so fekk landskassin sínar pengar áv hvørjum ári og loyvini misti virðið so var ikki neyðugt at hava hesa skipan her peint so vi fingu fekk landskassin sítt og vit fingu eina nógv smidligari fiskivinnuskipan sum
o tillagaði seg eftir umstøðunum takkfyrihara formaður ja so er tað høgni hoydal
ger sovælharra formaður hesir hetta álitið frá frá meirilutanum altso samgongumeirilutanum í í fíggjarnevndini tað kundi kanska mest verið orða sum at slaga minningarorðini í vallyftini hjá sambandsflokkinum tí atihetta var tann einasta krøkingirnar høvdu eftir aftaná at hava verið ja atðhva bakka fyri øllum krøvum fólkafloksum um at atgongd til at veiða burtur av tí náttúruríkisdømi sum vórðu harraskapaður á hvørjum ári skal verða givin til nøkur heilt fá í landinum og at tey skuldu kunna keypa og selja tað frítt ímillum sínum tað er tað sum fólkaflokrin figið ígjøgnum men so segði sambnsflokur nei nei nei nei nei tá teið gera tað ta tað fyrta hava fingið alt og táð teir so selja so skal tað brannskattas haldi eg haldi undanfarni formaðuri segði og skal tað skattast tí at so á tann hátt skal skal eigarin av tilfeinginum also føroya fólk fáa nakað burturúr men nú kemur so hetta uppskotið og teir siga tað greitt endamálið er at gera tað minni forðandi at spekulera og fyri en tynamiska fiskivinnur lata tað í tannmen men endamálið við hesum er bara at tað skal vera gjørligt so lætt sum gjørligt hjá teimum sum so hava hesi her framíkjararættindini at selja tey millum sín og harvið fáa tað framkapitaliseraða virðið av veiðurættinduni í mong ár frameftir útloyst tað er endamálið við tí og tað varð enntá endurtikið í hesum her álitinum at tað er so øilga týdningarmikið at man kann gera rein umbýtur altso í skattalóg eg haldi eg spurdi landstýrsmannin seinasta so hvat hvat hvat er tað fyri nakað at innføra slíkt í einari skattalóg at tosa um rein umbýtur altso av kvotum í hesum førum ella veiðurættindum sum ikki skuldu skattast tað letur jú upp fyri einari ørgrynni av kreativum loysnum tað sigur seg sjálvt og eg skal bara endurtaka at tað er ikki tey sum starvast í vinnuni hvønn dag við við tónum stríði sum gera hesar skipanirnar tað tað r tað er føroya løgting tað eru tit flokkar sum gera tað og eg hevði so ikki klárað hugt inn í eyguni á á mær sjálvum í speglinum viss eg var sambandsfólk í dag aldrin hetta er tað reina svans hetað reina fusk og tað eina sum hetta fer at gera er at fólksins ogn fara at enda í enn færri lummum og at tað sum mann hevur øst seg upp um eina almenna upboðshølu á bara eina frbjøvingd á rættindinum verður nú til privatar uppsølur á hvørjum degi um taðer fyri eitt ár í seðn tað er púra fríttattónskatting ella endaliga her har tað skal verða smidligari og føroya fólk sum í komandi tíðum fer at merkja avleiðingarnar av tí kærráapolitikkinum fer ikki at fáa
tað burturúr sum tað eigur at fáa tað er tað sum stendur í hesum uppskotinum og einki annað so fær ja nú koma viðmerking
til høgna hoydalsirið steinberg ger sotakk fyri teir formaður ja eg haldi at tað er nokk so undarhaldat at í einum skattauppskoti stendur tá mann skal skatta tilfyri ella tað er okra tilfeingi at endamálið er akkurát tryggja vinnuni tað sum honum skal endamálið má væl vera at tryggja tað at tann sum er eigari av tilfeinginum sum er fýra fólk fer tað sum tað hevur rætt til sum skal til at fíggja okra samfelag og tað sum er neyðugt sum okur hava brúk fyri so hesa má ikki liggja um og gerast bak
færoingar inni á almannaverkinu
man ikki vil taka teir pengarnir inn sum fólkið eigurýrnjahoydal nei hugsaði tykkum tá ið vit fyrr í dag hava viðgjørt uppskot um til dømis at gera broytingar í barsulsskipanini ella at seta pengar av til føroyska málið ne tá er alt so øgiliga trupult alt skal nágreina so alt skal vera so øgiliga væl fyrireikað aftur nú floyta mann eina loyvi ígjøgnum og tað er best prógvað við tí at tað broytingaruppskotið sum meirilutin hevði veruð tikið aftur her í dag taðvar tað sum formaðurn fíggjarnevdin segði tí vit suld koma við inum nýggjum broytingaruppskotið millum aðru og triðju viðgerð beint áðrenn tingið fór til hús í einum so týdningar mili hett hetta snýr seg um ei milliónir milliardir av krónum og tað floyta tit á altso tað sum lurtaði eftir formann íggjarnevnini heldur um nakar skilti altso geg tað skal eg viðganga ti lakt eg skilti ikki ein pinn av nøkrum av tí sum hann segði tí at hann kundi bara lagt tekstin út o sagt tað endamálið er at tey sum hava fingið frammíggjarrættindini skulu slepp at brúka tey sum at vilja og stinga pengarnar ú lum han tá mann selur ikki vinningin av tí sum tú framleiðir og skapar tað skal sjálvandi vinnan eiga í í í stóra og og og eiga meginpartin av men tað sum
tað sum virðið er av at fáa atgongd tað tað er tað til loyva at selja og keypa tit eru búllar ja nú haldi eg at ráðarin fór í so langt brúka tílík heiti tað er óhøguligt sum tað stendur í tingskipanini at fara at átala tað annars fara at minna at tað skal tosast
umvegis formannin og ikki s beinleiðis til tingmennin so fær løgmaður

málið um atfáa kann man siga virðini inn í landskassan tá ið tey verða seld tá tað er tilfeingi sum verður selt millum privatar og tað ljóðar sum um atsambært formanni tjóðveldisins sum at tð er tjóðveldið sum e sett øll gjøldini í verk tað er tjóðveldið sum er garantin fyri at pengarnir koma í kassan har kann eg so bara upplýsa at sambandsflokkurin var tann sum innførdi tilfeingisgjølt í tvey túsund og ellivu sambandsflokkurin var tann sum innførdi skatt á alivinnuna í tvey túsund og fjúrtan og sambandsflokkurin er tann sum nú skattar sølu av veiðirættindum og tað ljóðar sum um at í tjóðveldi smirgaranturin fyri tí nær hevur tjóðveldið verið við teir vóru ikki í samgongu tvey túsun og fjúrtan teir vóru ikki samgongu tvey túsund og einogtjúgu teir vóru við í tvey túsund og ellivu í eini minnilutasamgongu tá ein stuðulsflokkur tá ið avgjald bleiv sett á fiskivinnuna tí er tað undarligt at standa hoyra formaðrin tjóðveldisins ferð aftaná ferð aftan á ferð á tingsrøðrarpalli og fortelja eina søgu sum ikki ikki røtt sum er skeiv eina ósavna søgu sum um aftur allir aðrir flokkar á tingi sum ongar pengar vilja hava inn frá okkara tilfeingisvinnu tder akkatsum tjóðveldi eg garanturin men hví hevur tjóðveldið sum iki sett sær tilfeingisgjøldina í verk

so ljóðar tað eisini sum um at hendan samgongan hi levera øll virðini og eingi tilfeingisskjøld tekur inn frá vinnuni og har kann sk fortelja hesum høga tingi gjøgnum formannin at tað eru ongantíðnar golnir so nógvir pengar inn frá ali og fiskivinnuni sum í tvey túsund og einogtjúgu omanfyri fimm hundrað og tíggju milliónir krónur í eyka skatti í tilfeingisskatti umframt partafelagsskatt og vinnusbýtiskatt og so víðari

og tá mann hoyrir formann tjóðveldisins standa tingsrøðarpállil ferðadna ferð so ljóðar tað sum um at vit taka einki frá vinnuni ki nei orsakað og at tað er fólkaflokkurin sum er forðingi fyri at taka avgerðin har má eg s rós av fólkaflokkinum tí hann hevur verið í samgongu hvørja ferðirnar

vtátá vit setda gjøld á alivinnuna í tey túsund og fjúrtan og aftur nú tá vit hava sett hendan serskattin inn fyri sølu av veiðarættindum so eg veit ikki ordiligt hvat er um at royna at fortelja at føroya fólki ella hesum høga tingi gjøgnum formannin men onkursvegna er tað so ikki veruleikin nú skal eg halda okumtil hetta uppskotið hetta her uppskotið her er fyri fyrstu fer at vit seta skatt á sølu av veiðurættindum tað gjørdi undanfarna samgonga millum annað ikki og tað fóru nógvar handlar fram undir undanfarnu samgongu av veiðurættindum og tað fall eingin serskattur og so sigur onkur ja hetta er ein forðing fyri smidligheiti í í fiskivinnuni ja tað er nokk rætt at tað eru truplari nú at selja tí at nú skal mann rinda meginpartin í skattið jamen so er væl endamálið rokkið tí skalt tú úr vinnuni og selja veiðurættindir so fellur tað til landskassan og ikki í privatu lummarnar tá tað er veiðurættind verða seld tað er akkurát tað sum er endamál so sigur onkur jamen hvussu nógvir pengar komnir inn ja faktiskt er tað komnar nakrar milliónir í fjør longu í ár eru komnar nakrar milliónir inn so tað er ikki púrt einki og enn hava vit ongan stóran handil sæð tann dagin vit síggja ein stóran handil á veiðarættindum tá koma nógvir pengar in í kassan við hesi lógini sum nú liggur

roynir so nú tað sum broytingaruppskotið nú gongur út upp á í høvuðsheinini á lógini er at gera tað meira liðiligt hjá vinnuni at arbeiða og tillaga seg tað er jú eitt endamál í sær sjálvum og tað var endamálið eisini í fiskivinupolitikkinum hjá sambandsflokkinum at vinnan skuldi kunna tillaga seg hon skuldi betala eitt rímiligt gjald inni í landskassan hon skuldi vera burðardygd og so víðari og helst verða fjølbroytt og hava fleiri aktørar inni í men tey tingini hanga ikki heilt saman og eg kann so heilt so siga at tað eru fleiri nýggj reiðaríir komin undir hesi samgonguni eisini tí at vit hava býtt rættindir út til nýggjar aktørar í vinnuni so eisini tað málið hava vit uppnák í hesi samgonguni at tað eru fleiri aktørar í so eg vil bara gera vart við at eg haldi hesar broytingarnar sum nú legdur upp til eru góðar teir gera tað vinnuni størri møguleikar ati arbeiða uttan at pengar verða tiknir út úr vinnuni men tað ber til at leggja feløg saman tað ber til at skjóta nýggjan kapitalin uttan at skattur skal gjaldast á tí og gera kann mann siga solventsin hjá feløgunum verri tí an nýggji kapitalur kemur inn men tá pengar verða golnir út úr vinnuni til privatar
so skal serskattin gjaldast og tað er tað sum endamýlið er slóðin at
na takk harra formaður ja so er ta nakrar viðmerkingar fyrst er tahoygersuvæl harra formaður ja eg haldi tað merkir týðiliga at løgmaður fríski gonga á sínu egnu orð tíg hvussu einkin annars trýð upp á tað høvdu jú bara slutur og róla uttanumtøs at ákæra tjóðveldi fyr ikki at vera við til at illfar tilfeingisgjald einasta orslig tilfeingisgjaldið kom tað tí ein minnilutarsamgonga kom í tvey túsund og ellivu tá tá fólkaflokurin rýmdi úr samgonguni hann ikki vildi hava tilfeingisgjald tað var bara orsakað av tjóðveldi og faktiskt framsókn sum akkurát tá var stovnað tað var bara tí og að og tey tilfeindshjøldii tit fáa inn nú kvoturnar er hækkað við meir en fimmogjúuprosent sum tit komu til og eg havi spurt landsýrsmannin í eg hai fingi svarið at var okkara lóggáva galdandi so komu tvey hundrað og seksogtúgu milli ónir afturat inn tað hava tiy givið teimum skattalætta so løgmaður skal kann gott sita og og tosa við sínar egnu sjúku mostir men hann skal siga satt á tingsisrøðrarapalli og tað ger hann ikki hann billar fólkið nakað
inn sum er dundrandi ósatt og hvussu nógv er komið inn á hasum lógina her síðani síðani on var
gev mær eitt taløh tað er rætt og tað segði eg eisini at tjóðhaldur var við í tvey túsund og ellivu sum stuðulslokkur hjá einum minnlutasamgongum millum javnaðarflokkin og sambandsflokkin tá ið fólkavlokkurin var farin úr í samgonguni tí at sambandsflokkurin segði tað skuldi vera eitt tilfeingisgjald á fiskivinnuna og tað vildu fólkafólkurnar ikki og fór úr samgonguni upp á somu kontu so kom tjóðveldið inn sum rætt er og stuðlaði tí at mann setti tilfeingisgjald á tvey túsund og fjúrtan hvat var tjóðveldið tá tá mann setti gjølda alivinnuna fyri eitt tilfeingisgjald á alivinnuna tá var tjóðveldið ikki har og í tvey túsund og einogtjúgu tá ið vit settu ein serskap tá at selja veiðirættinir t varð tjóðveldið heldur ikki har og arbeiðið er hart við hond og fót ímóti tí og tað skilji eg so slett ikki tí at vistu hendan lógin ikki var samtykt so høvdu nokk fleiri sølur verið farnar fram og høvdu genererað fleiri tals milliónir í lummarnar hjá eigarunum við virðum á veiðirættindum og tað er tað sum sambandslokkurin hevur roynt at seta ein propp í
soleiðis at teir handlarnir ikki fara fram
fram uttan á pengarnir enda í høvuðsheitnum í landskassanum takk hara formað bjart samelsen eina viðmerking takk fyri løgmaður elskar at tosa um tjóðveldið tá hann tekur orðið og hann sigur konsekpent teir og eg má bara a siga at løgmann eg kendi meg iki ordligt aftur í teir í tjóðveldi so kanska hann kann umhugsa at siga tey men lat okkum nú vera eitt sindur ferð og ikki minst tá ið mann er føroya løgmaður løgmaður veit væl at tjóðveldið strongdi á at fáa avgjøld av av vinnu av fiskivinni sambandsflokkurin gjørdi tað eisini tá tað er rætt men at siga at vit ikki hava gjørt tað taðtað blívur søgufalsan tað veit løgmaður væl men kann løgmaður siga hvussu nógvar milliónir an siga nakrar milliónir hvussu nógvar milliónir eru komnar inn síðan hendan lógin kom í gildi hendan lógin viðgera nú hann segði tað fór at koma nógvar hvussu nógvar væntar hann næsta ár og triðja ár til dømis nøkur ár fram kann ann vera eitt sindur ítøkiligur tí nakrar milliónir hvat er tað
er tað tíggju tjúgu
kleptir vi ala er tað ein altso kann mann vera meira ítøkiligur takk fyritakkhara formaður tað er soleiðis at tað er óforsigiligt hvat kemur inn tað sum hevur týdning er at vissi ein stór søla fer fram ella ein søla av oyraftuni ferður fram so fellir skatturin endamálið er ikki at vit fáa eina leypandi inntøku tað veldst alt um um nakað verður selt verður einki selt so kemur einki inn verður nógv selt ella ein stórur handil fer fram so kemur nógv in vissi eitt av teimum stóru reiðaríunum í dag verður selt so endar tað við at tað koma hundrað tals milliónir inn men verður einki reiðaríselt so kemur hoinki inn og tað er tað sum hevur verið støðan tí at tað r verið øgiliga fastlast tí at vinnan skal venja seg við ókey tað er ikki vit privatu lummarnir sum fáa pengarnar visti ein søla fer fram longur tað vardað undir undanfarnu samgongu áðrenn tað eisini men soleiðis er tað ikki longur í dag er tað soleiðisnar at selur vinnan veiðurættindur so endá megin

gildi nú hevur hon verið í galdandi u meira enn eitt ár
um løgmaður kann upplýsa løgtingium hvusu nógv er komi innurja takk harra formaður tað roknist ikki sum eg nevndi til viðmerkjaran beint í áðni tað kann ikki gerast upp og siga tað hvussu tógv kemur inn í næsta ár hvussu tað kemur inn um tvey og trýog fýra ár tí tað veldst um sølur og sum eg sigi tað er so at siga øgiligar fyri ikkiat siga ongar sølur so er nakrar heilt fáar sølur farnar fram og tær hava ikki útloystar stóru pengarnar tí tað eru smá altso skip og sovíðari sum eru seld og tað eru ikki tey stóru virðini sum eru seld enn eg kundi venda við og spurt hvussu nógv er komi inn í tilfeingisgjaldi fyri bóllfiskaflotan har eru væl ikki komin ein krónar inn tí har er einki tilfeingisgjald og tað er tað sama her tað eru nakrir smáir handlar farnir fram og tí eru tað nakrar fáar milliónir sum komn har inn men sum rætt í fjør so vardað tvær tríggjar milliónir og higartilgu ár eru komnar tríggjar milliónir og tað er tí ataðer nakrar heilt smáir handlar farnir fram tað er tað tað snýr seg um og hitt roknistikki um at landsstýrismaðurn hevur upplýst fyri løgtinginum at tvey hundrað og seksotjú milliónir høvdu komið meira inn tað var

ásetir tað so fær mann eisini tað svarað umann ynskir ja takk fyri harra formaður løgmaður byrjar røðuna at siga at tað hava ongantíð nakrantíð komnið so nógvir pengar inn frá alivinnuni og fiskivinnuni sum í tvey túsund og einogtjúgu so mín spurningur til løgmann hvar eru pengarnir tað er dundrandi hall á fíggjarlógini hvør er so pengarnir blívnir av taka afturnú at hava hall á triðja ári í bestu tíðin besti búskaparvøksturin nakrantíð
og at tað ongantíð nakrar
ta eru komnir so nógv a pengar inn frá alivinnuni og fiskivini takk fyri hara formaður serta løgmaður takk hara formaður eg kann kunna bjarna hammer gjøgnum formannin at tað var altso yvirskot hjá landskassanum í tvey túsund og einogtjúgu ímóti øllum væntanum so var tað yvirskot hjá landskassanum í tvey túsun og einogtjúgu allir spáturmar søgdu ater fóru undirskot eisini okkara fíggjarlóg og okkara játtanarkarmar ogso víðari væntaðu at tað fór at verða undirskot men tað var altso yvirskot á landsins fíggjarlóg í tvey túsund og einogtjúgu hóast vit gjørdu íløgur fyri fyri fyri hálva milliard og uppraðfestu sjúkrahúsverkið heilt betýðiligt vit puppraðfestu almannaverkið heilt betýðiligt allíkavæl var tað yvirskot so tað í sæ sjálvum kanska avspeglar eisini tað vit fingu altso fimm hundrað og tíggju milliónir krónur inn tann mesta nakrantíð frá okkara tilfeingisvinnu
ali og fiskivinnu og tað er flott av vinnuni at klára atbetala so nógvar pengar takk harra formaður ja takk fyri stoð er ikki fleiri sum hava biðja um orðið so eru orðaskiftið enda vit fara at atkvøða í hesum málinum sum tað bleiv nevnt so er tað broytingaruppskot sum var í álitinum tikið aftur so vit atkvøða í málinum upprunamálnum soleiðis sum tað varð lagt framger

vit eru so komin á mál við øllum hesum mongu viðgerðunum í dag

og tað er bara framløgu eftir eg skal boða frá at mentanarnevndin hevur lagt álit fram í løgtismál nummar hundrað og fjøruti tað er uppskot til løgtslóg um heimild at fíggja koltursætlanina

og fyrsta skrá verða ófráboðaðir fyrispurningar

av løgsmál nummar fýrs uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um sjófeingi sjófeingislógin

síðani verður onnur viðgerð av løgtnsmál umar hundrað og tretivu tað er uppskot til samtyktar um mál føroy at minkað útlátið av rakstr vakstrarhúsgassi komandi tíggju árini og uppskot til dagførdarn orku og veðurlagspolitikk síðan verður onnur viðgerð av løgtsmál nummar níggjuoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um kemikaliu lóg onnur viðgerð av løgtsmál nummar hundrað og fýra uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um stuðul til menningar fiskivinnu á landið og onnur viðgerðar uppskot til samtyktar um suðuroyar tunnil

eitt korter fyrsta umfari vit bíða eftir onkrum álit tingfundurin er niðurlagdur tikist uppaftur klokkan trý korter til átta

veiðurættindir so endá meginpartin av pengumum í landskassanum ikki hjá teimum privatu tað er tað sum henda lógin er forðafyri so fær siri stenberg eina viðmerking takk fyri hara formaður ja tá ið alt hetta her bleiv tá i etta uppskotið kom fyrstu ferð tá tá varð tað lagt øiliga nógv upp til at at tað var øliga týdningarmikið fyri sambandsflokkinum at mann skattaði søluna av veiðarættindum tí mann kanska hevði givið seg onkrum øðrum so vildi mann hava hetta við tí mann í hvørfall vildi tryggja sær tað at tað kom inn sum tá mann seldi veiðarættindir og tí hugsi eg at tað má vera nokk so viktigt fyri løgtingið at fáa at vita hvussu nógv eg komi inn síðan lógin kom í gildi nú hevur hon verið galdandi um meir enn eitt ár um løgmaður kann upplýsa løgtinginum vussu nógv eg komi inn urja takk harra formaður tað roknist ikki sum eg nevndi tilviðmerkjaran beint í áðni tað kann ikki gerast upp og siga tað hvussu tógv kema inn í næsta ár hvussu tað kemur inn um tvey og trý og fýra ár tí tað veldst um sølur og sum eg sigi tað er so at siga øgiligar fyri ikki at siga ongar sølur so er nakrar heilt fáar sølu farnar fram og tær hava ikki útloysar stóru pengarnar tí tað eru smá altso skip og sovíðari sum eru seld og tað eru ikki tey stóru virðini sum eru seld enn eg kundi venda við og spurt hvussu nógv er komi inn í tilfeingisgjaldi fyri bóllfiskaflotan har er væl ikki komin ein króna inn tí har er einki tilfeingisgjald og tað er tað sama her tað eru nakrir smáir handlar farnir fram og tí eru tað nakrar fáar milliónir sum komn har inn men sum rætt í fjør so vartað tvær tríggjar milliónir og higartiligu ár eru komnar tríggjar milliónir og tað er tí tir nakrar heilt smáir handlar farnir fram tað er tað tað snýr seg um og hitt roknist ikki um at landsstýrismaðurn hevur upplýst fyri løgtinginum at tvey hundrað og seksogjúu miliónir høvdu komið meira inn tað varð spurt út frá nøkrum heilt givnum fortreytum og tá mann ásetir tað so fær mann eisini tað svarið mann ynskir

tað er dundrandi halla fíggjarlógini hvar er so pengarnir blívnar av tak afturnú hava hall á triðja ári í besti tíðin besti búskaparvøksurin nakrantíð og at tað ongantíð nakrantíð er komnið so nógva pengar inn frá alivinnuni og fiskivinnuni takk fyrihara formaður soer ta løgmaður

hjá landskassanum í tvey túsund og einogtjúgu allir spátrmar søgdu at teir fóru undirskot eisini okkara fíggjarlóg og okkara játtanarkarmar oksovíðari væntaðu at tað fór at vera undirskot men tað var altso yvirskot á landsins fíggjarlóg í tvey túsund og einogtjúgu hóast vit gjørdu íløgur fyri fyri fyri hálva milliard

vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt tólv atkvøður fyri tíggju ímóti eingin er blonk og hetta málið fer soleiðis samtykt til triðju

vit bíða eftir onkrum áliti afturat so tingfundurn verður møguliga niðurlagdr ar líla løtu men eg fari bara at lesa dagsskránna fyri morgin tað verður tingfundur í morgin hósdagin fimta mai og tann tingfundur byrjar klokkan ellivu

síðani verður onnur nei síðani verður triðja viðgerð av løgsmáln nummar fimmogfýrs uppskot til løgtislóg um broyting løgsló um eftirskúlar og síðani er ho nakra aðru viðgerð tað er onnur viðgerð av

og so er tað onnur viðgerð av hesum máli sum álitið bleiv akkurát lagt fram koltursætlanina tað er nummar hundrað og fjøruti tað var onnur viðgerð av tíð

tað er løgsmál nummar hundrað og seksogtjúgu síðani verður svar upp á tveir skrivligar fyrispurningar tann fyrri er skrivligi fyrispurnd nummar fjúrtan tað er tað er umlating og bygningar hjá almannaverkinum og hin er spurningur nummar fimtan sosialur bústaðir og framløga er eisini á skránni

niðurlagdur í eitt korter fyrsta umfari vit bíða eftir onkrum álit tingfundurin er niðurlagdur tykist uppaftur klokkan trý korter til átta

so er tingfundurin uppaftur tikin

vit bíða eftir nøkrum álitum og tey so komin eg skal boða frá rættarnevndini lagt álit fram í løgtingsmáli nummar fimmoghálvfems tað er uppskot til løgtslóg um broytin í løgtslóg um náttúrufriðing

rættarnevndin hevur lagt álit fram í uppskot til løgtingslóg um náttúruvernd náttúruverndarlógin og so er tað trivnaðarnevnd sum er lagt álið fram í nummar løgtingsmálið nummar hundrað og tvey tað er uppskot til løgtinslóg um foreldramyndugleika og

eftir sum eð nú verðu lagdar løgd fram

tingfundur verður aftur í morgin hósdagin fimta mai og tingfundur byrjað klokkan ellivu eg havi lisið dagsskránna fyrr í kvøld vit byrja við ófráboðan fyrispurning klokkan ellivu annars liggur skráin úti á netinum so er hesin fundurlokin